so er tingfundurin settur og áðráðrenn vit fara til dagsskránna g til eg boði frá nær eg altur kann takast at á tingi og tað er undirskrivað vinarliga heilsanog jóhandal løgtingsmaður fyri sambandsflokkinum og tann næsta á listanin hjá sambandsflokkinum er eydis hartman niclasen hon hevur verið her á tingi áður í hesum vælskeiðnum so tað er óneyðugt hjá okkum at kanna valprøvini og eg fari tí at mæla til at vit uttan atkøðuvelslu samtykkja at eydiss hartman niclasen kann taka sat fyri jóhandal í hesum tíðarskeiðnum tað er samtykt so kann eyti sartman niclasen taka sæt gerso væl síðani fara vit til skránna í dag og fyrst á skránni er triðja viðgerð av løgtingsmálinummar einogtretivu tað er uppskot til ríkislógartilbeli settir gildi fyri føroyar annorðning um ikrafttretin forferðina av visse endringari kurslógin vituri nakar sum bir um orðið tað er tað ikki orðaskifti er endað vit fara at atkvøða í málinum nú við triðju viðgerð við aðru viðgerð varð málið samtykt einmælt við tveyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongariblankari vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankari og er soleiðis endaliga samtykt og avgreitt síðani koma vit til triðju viðgerð av løgtsmáli nummar einoghálvfjerðs tað er uppskot til løgtislóg um broyting løgslóg um frítíðar løn skipanini við frítíðarkontum verður broytt frítíðargrunnin verður avtikin o vanligtt nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í hesum málinum hetta málið varð somuleiðis samtykt við einmælt við aðru viðgerð við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri vit atkvøða nú vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við tretivu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og er so statt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginu tað vóru triðju viðgerðinar í dag o vit koma so til fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og tvey tað er uppskot til løgtinslóg um foreldramyndugleikusamveru tað er foreldramyndugleikalógin skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað jørgun niclasen fyri javnaðarflokkin eykun samuelsen fyri sambandsflokkin rósa samuelsen fyri tjóðveldi siri stenberg fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn er tað ruttvang jørgun niclasen fær orðið fyrst ger so væl
samgonguskjalinum er ásett at foreldramyndugleikalógin skal endurskoðast soleiðis at børn fáa rætt til bæði mammu og pápa og rættindi og skyldir verða staðfest tað er verð arbeitt leingi við hesi lóggávuni og nú er hon so komin í tingi lat meg beinanvegin siga at hendan lógin tryggjar rættindini væl betur enn tey hava verið frammanundan men eg kundi gott hugsað mær at fingið tryggja rættindini enn betur men tað mugu vit so arbeiða við her í tinginum tað ser eitt sindur í eyguni at hóast ein rúgva av heitum eru bæði viðgjørd og samtykt her í løgtinginum at vit her fáa eina foreldramyndugleikalóg har ið pápin slett ikki verðir nevndur tað má ikki vera soleiðis sigur í løgtinginum at vit ikki tora at brúka heitini mamma og pápi tí ein ting er púra vist ateksistensk grundarlagið hjá mannaætni tað er at tað eru mammur og pápa atiskal okkara ættførast víðari so má tað ið til eitt og hvørt barn sum kemur í heimin vera ein mamma og ein pápi um onkur skuldi fortalt mær at ta ikki er so so havi eg sovið í bilogitímanum tað trúgvi eg einki uppá tí vit fekk ellivu í hoydølini bilogi so og tað er altso ikki nakað sum vit eiga at renna frá onkur sigur at hendan lógin er til at tryggja rættindi hjá pápum har eri eli óðsamdur altso tað sum vit við hesari lógini royna at gera er at tryggja rættindini hjá barninum hetta við at barnið altíð hevur rættin til mammu og til pápa sín tað hevur ótrúligan týdning fyri okkum menniskjur at hava hesi kontakt og tað sum vit eiga at tryggja við hesi lógini tað er at har ið ta eru mamma og pápi so skulu børnuni vera tryggja rættindi til bæði tvey tað kunnu vera samansetingar har ið ið vit ikki hava mamma og pápa og tað kunnu vera ymsar orsøkir til tað men í flestu førum eru mamma og pápi og tá eiga vit at tryggja barninum rættin til bæði tað er eisini tað sum

es nei hjá st har ið tað í grein sjey verður staðfest atat foreldrini at mann skal kunna ansast av báðum sínum foreldrum ter staðfest í einum st barnarættindasáttmála og soleiðis sum okkara stýrisskipanarlóg er orðað so uttan mun til hvat føri lógur vit samtykkja jamen so eru jú sáttmála vit hava góðkent yvir føroyskari lóg

ofta við við børnum er tað soleiðis at attað eru tvey sum hava verið saman og sum síðan eru farin frá hvørjum øðrum og tað eru ikki ja ella tað er kanska oftast ella eg kann venda spurningin við og siga finnast nógvar lukkuligar skilsmessur og tað at tvey fara frá hvørjum øðrum tað kann koma fyri men so er tað mítt fokus ferða børnunum altso hvussu kunnu vit tryggja at børnini framvegis hava bæði mammu og pápa og tað í sær sjálvum er ógvuliga viktigt altso í mínum uppvøkstri hevði mammu og pápa tað vóru ting eg tosaði við mammu í ikki pápa tað vóru ting eg tosaði við pápa um og slett ikki við mammu um tey tingini tað var tey ting eg lærdi frá teimum men eg lærdi nakað frá mammu og nakað frá pápa altso tað hevði so enorman týdning og tá ið eg so í dag standi har ið ta e bara annað av teimum sum er so eg fegnist eg um tað men eg sakni ótrúliga nógv vitt vit síggja nógvar sendingar har fólk leita eftir sínum upphævi og upphævi er tað biologiska upphæv tað má eg siga eru rørandi sendingar og hvat tað merkir fyri tey menniskjuni at finna sítt upphæv at kunna fáa samband við sítt upphæv tað hevur so innorman týdning og tí mugu vit ikki vera bangin fyri at geva børnum hesi rættindini at tryggja teimum hesi rættindini vit hoyra ofta dømir um at tað eru nú kanska serliga pápar har ð børnini ikki fáa rætt til samveru saman við pápa

nú um morgun møtti eg einum persóni uttanfyri einum pápa sum júst vór komin úr rættinum tí at hann var noktaður at síggja síni børn eg má siga tað að tað rakar meg altso børnini sluppu ikki at sígja pápan sluppu ikki at vera saman við pápan tað tað má tryggjast at mann sleppur at vera saman við sínum sínum upphævi tí tað er tað allarviktigasta fyri okkum og vit eiga eisini at tora at skriva tað í eini lóg her tosar mann um felags foreldramyndugleika sum kemur at tryggja børnini betur til atgongd til bæði mamma og pápa men tá eg so lesi lógina ígjøgnum so haldi eg at her er eitt sindur av einari grásom eg bara taka eitt dømi burturúr tað er í grein sjey

foreldrini havt felags bústað sambært landsfólkayvirlitinum samanhangandi seinastu tíggju mánaðirnar áðrenn barnið varð føtt hava tey felags foreldramyndugleika sambært landsfólkayvirlitinum vit vita jú at tað eru ung fólk sum hava verið saman í fleiri ár og kanska sovið saman hvørja nátt í fleiri ár men hava havt hvør sína adressu sambært landsfólkayvirlitinum í tí førinum tá ið landsfólkayvirlitið sambært hesari grein sigur at tey ikki hava havt bústað á á sama matrikkli so hevur barnið mist rættin til pápan og tí kundi eg hugsað mær at handan paragrafurin bleiv broytt soleiði at hesi børn ikki blivu frátikin rættin til pápan mann kann so siga at familjufyrisitingin kann bara taka sær av tí ja har er tað hvussu er soleiðis í dag at familjufyrisitingin sigur at har ð hendan støðan upp stendur jamen so er tað allarviktigasta at barnið bara hevur eitt matrikkul at vera á tað vil siga at familjufyrisitingin avger at barnið ikki má vitja pápa sín og har við heldur ikki omma og abpa sín men um pápin ynskir at síggja barnið so skal tað vera inni á matriklinum hjá mammuni og sleppur ikki av matriklinum altso tað er e eg eg eg dugi ikki at síggja hví mann sigur so eg fari eisini at í nevndini at fáa familjufyrisikingina inn at greiða frá hvat tað eru tey ræðast altso við pápim tí tí tí barnið hevur brúk fyri tað veit tað veit eg frammá sjálvum tað veit eg eisini frá okkara egnu børn alt ov nógvastaðni í hesari lógini tá mann lesur hann ígjøgnum so er tað eitt sindur grátt tað er líkasum ein myndugleiki sum tekur støðu altso familjufyrisitingin tekur støðu rætturin kann taka støðu og so roynir mann at lesa hvat er tað so út frá og í alt ov stóran mun er tað út frá metingum og og um metingarnar frá gitið persóni málsviðgera meðan altso taðtað er sjávandi onkur skal taka avgerðina men eg kundi hugsað mær at tað var eitt sindur meira greitt hvat skal mann taka avgerðina út frá tað sum gongur aftur í hesari lógini er barnsins besta og so er so spurningurin hvat er tað ella við øðrunum hvør definera tað nú nevndi eg akkurát eina definitión sum sigur at at eitt barn tað fyrsta árið bara skal vera á einum matrikkli ikki má vera á matrikli hjá hinum er tað barnsins besta eg haldi ikki eitt annað sum er í hesar lógini tað er at her mann felags foreldramyndugleika so kann tað leggjast fyri rættin um tey fara frá hvørjum øðrum og tá kann rætturin avgera tey skulu halda fram við felagsforeldramyndugleika ella geva øðrum partinum og so er so spurningurin jamen tá ið tey skilja so er tað tí tey ikki kunnu saman og tá skal rætturin døma øðrum foreldramyndugleikan vissi í vissi í rætturin metir at tey ikki kunnu semjast um at gera tingini upá barnsins besta altso tað at tey fara frákoyran øðrundi tí tey ikki kunnu semjast so so tí skil virkar tað øgiliga lætt um tey fara frá hørjam øðrum at annað fer gjøgnum rættin og fær foreldramyndugleikan so hetta er ein lóg sum skal tryggja børnini rættin til mammu og pápa og tað er har hon eigur at verða og vit fara í nevndini at royna at vit um vit ikki kunnu fáa spesifisera tað enn meir hendan lógin er munandi betur enn verandi og mítt stóra ynski er at vit kundu gjørt hana enn beturtaðk koma
ja daksur tað nakrar viðmerkingar rósa sámuelsen
gersuvæltakk fyri hara formaður nú lýsti jørgun niclasene hugtakið foreldur ella mamma og pápar vist túhyggur eftir lógunum í danmark og norra ella rondu rundan um okkum so er tað foreldur mann tosar um og har fekk mann ikki inn yvir í lógini sigur hvør hvør mamman og hvør pápin altso har foreldramyndugleikin ætlar jørgum at fáa niclasen at fáa heitið mamma og pápur inn í sum hvat ið foreldur er fyru nakað er tað ikki tað sum hoyrir tileina aðra lós sum eitur børnar srettistilling
ur klaksen
ja altso tað sum eg siti og hugsi um tað er ertað eru heitir mann eftir øllum at døma ikki skal hava lov til at brúka longur altso foreldramyndugleika lóg sum ikki torir at nevna mamma og pápi altso hhvar eru vit henni vit samtyktu ella vit tyk eg samtykti ikki tað vóru lógir samtyktar í desembur har mann brúkti onnur heitir tað var einki problem men tá mann skal brúka tað mest grundleggjandi fyri eitt barn fyri ikki øll men tey flestu tíbetur mamma og pápi so skal tað klyniskt reinsast burtur úr einar lóg tað tað kann eg ikki vera við til sjálvandi skulu mamma og pápi nevnast men eisini foreldur tað er ikki soleiðis at foreldur skulu strikast út foreldur skulu sjálvandi standa eisini men eg dugi ikki at síggja hví vit her skulu vera bangin at siga mamma uppá
eisini einar lakur síðani er tað elsubet mersi
tað skulu vit sláa tær í gjárfallin?ja takk fyri harra formaður ja her er tað eitt barn sum er rætt til ein mammu ella ein mammu og pápa og ikki umvent av foreldrini skulu hava rætt til hetta barnið men barnið hevur rætt til mammu og pápa tá ið jørgen niclasen nevnir tað er tær við at tá ið mann búði saman í tíggju mánaðar at tað er nógv sum at búði saman longri enn tað bara ikki á pappírinum og har hevði eg hugsað mær at vita hvussu hann hugsað sær tað skal kunna prógvast um mann skal út mann sigur eitt kalla mann dyniløftir um mann skal fara at hyggja inn í rúmini hjá fólkum at vita um barbaraðurkenskinan hjá manninum er har ella hvussu og eitt afturat sum eg haldi eisini nevnt at verta nevn her tað er at foreldramyndugleikin og samveran tað er koyrt hvør sær likvið at bæði kunnu hava foreldramyndugleika yvir barnum samstundis sum samvera tað verður tikið fullstendiga separat
jøgunes
ja har vil eg siga at samveran er tað viktigasta fyri barnið at mann hevur samveruna við bæði mamma og pápa sjálvandi í teimum førum har bæði eru men tá tað kemur til hitt viðvíkjandi at hava verið saman í tíggju mánaðar áðrenn barnið verður føtt so verður sagt her at tað so skal mann á felags adressu á fókogog tað meti eg ikki er ein lýsandi mynd og spurningurin er so hvussu ger mann so altso í almannalóggávu hevur mann jú ásett at fólk sum sum búgva saman hóast tey hava hvør sín adressu sambært fólkayvirlitinum so verður tað roknað sum at tey búgva saman so so eg trúgvi at tað má kunna vera lóggáva sum sigur at her eru tvey sum hava verið tæt tilnýtt í tíggju mánaðar uttan nakað lyttarí av hesum ella hasum slagi so trúgvi eg tað er rímiliga lætt at kunna fáa yvirbýst og prógvað við vitnum og øðrum hvøri hava verið saman og ikki seinastu tíggju mánaðinar so eg hevði hildið at tað bar til her er tað gjørt bara soleiðisnar at tað er einfalt men problemið er tað sum stendur her er í mínum egin skeivt so mugu vit heldur gera tað rætt og kanska latið ein lítlan ivaverða
e
ergunaeehereso fólk ja takk fyri har formaður nú er tað soleiðis at samgongan hevur valt at brúka orðið foreldur og definerar tað orðið sum at tey eru eru øll foreldur eisini har mann ikki hevur hevur eina mammu ein pápa men kanska tvær mammur í staðin fyri og so ætli egmær so hava hug at spyrja jørgun niclasen at ann nú sigur hann vil hava pápan inn mann kann siga alt gott um tað at hava ta orðið inn men er tað soleiðis r at hann ikki heldur at henda lógin skal dekka rættindini til tvey foreldur hjá øllum børnum
hórdu vit klára
ja altso tað vóru viðgjørd lógu í fjør sum komu frá tí vinstravendu andstøðuni og har valdi mann altso bara at fokusera uppá tá ið tað vóru tvær mammur aftan í barnið ikki eitt orð um um pápan og tað sum hetta lógin sigur tað er tað at at børn skulu hava rætt til sína mammu og sín pápa og tú ert ikki at síggja hví ið í jarnarflokkurum skal vera bangin fyri at nevna orðið pápi tí mann kann gjarna nevna samma orð og øll møguljónir men eitt nú tá ið vit siga at at vit mugu tora at siga pápi nú ferð mannum blívur heilt bangin nei nei nei nei tað má strikast og gerast neutralt onkursvegna eg tori at standa við at øll børn skulu hava rætt til mammu og pápa har ið tey bæði eru tað kunnu vera orsøkir til at tey ikki eru men har tey eru so skal tað vera rætt til tað og vit mugu tora at siga tað
ja og so er tað sirið í steinbergi
gersu væltakk fyri harra formaður ja nú er hetta uppskot frá landsstýrinum frá landsstýrismannim hjá fólkaflokkinum sjálvum sum ikki hevur nevnt mammu og pápa tað er so tað meni nú leggur jørgunniclasen upp til at gera broytingar í hesun e uppskotum eg haldi eisini at nakrar broytingar eru relevantar og hetta her við at mann skal hava búð saman í tíggju mánaðar tað haldi eg hvørfalli nakað v nevndin eigur at hyggja uppá men eta aðrar broytingar sum sum jørgun niclasen sær fyrier at okur í nevndini eiga at hyggja uppá tí eg haldi at har við tíggju ánaðum kannvera eitt sindur trupult fyri tað fyrsta búgva ikki øll pør saman tá ið tey fáa børn okuru eisini nógv fólk sum arbeiða utanlands og kanska ikki búgva í føroyum a av tí orsøk so tað tað kunna vera nøkur ting her vistu e ógift bør so hvørja hvørjir broytingaruppskot roknar jøgun niclasen við at nevndin fer at koma aftur
flyg ókey í naklasa
ka ein røð tað vevr ringt at fara at nevna tay í øll her men hatta har er eitt av teimum og hitt var at hev má felags foreldramyndugleika í rætturin skal upploysa hann so meini eg at so má tað presiserast hvat skal liggja til grund fyri tí hetta uppskotið er nógv betur enn tað sum var galdandi frammanundan vinstravongurin fokuseraði bara upp á sammóður legði líka í mamma og pápa hetta uppskotið tryggjar mamma og pápa eg vil bara hava tað enn betur at mamma og pápi ikki eru nevnt so er tað altso í fyrsta reglubroti í viðmerkingunum atlandsstýrismaðurin skrivar soleiðis at børn fáa rætt til mammu og pápa jú tað er nevnt men vit skulu tora at skriva tí lógina eisini
ja takk fyri so er næsti røðari eykun samuelsen gerso væl
harra formaður at gerast foreldur tað er ein tann størsta løtan í lívinum hjá flestøllum menniskjum tað er einki sum kann samanberast við ta kensluna at eitt nýtt lív er komið í heim og tí er tað so sera týdningarmikið at karman er rundan um hetta nýfødda barnið eru tær bestu ið foreldur og vit sum samfelag kunnu bjóða og tí hevur hetta lógaruppskotið um foreldramyndugleika so stóran týdning mann kann siga at tað er lætt at lóggeva um tey man siga góðu málini har semja sátt og semja valdar men vit mugu eisini ásanna at mann verður noyddir av lóggeva um viðurskifti tá ið støðan er trupul so sum tá ið foreldur fara fráhvørjum øðrum og ikki kunnu semjast og eg haldi eisini at tað er umráðandi at lógin fevnir um øll foreldur uttan mun til kyn nú verður kjakast so nógv um orðið foreldur sum verður brúkt í lógini men at pápin ikki er nóg nógv frammi men tað er so samgongan sum leggur hetta uppskotið fram og og tað má vera tí at tey hava tikið ta avgerðina at mann skal brúka orðið foreldur og tað verður so nágreinað eisini í viðmerkingum um hvussu tað skal skiljast at tað er í samsvara við tey sum fáa foreldraðskap sambært lóg um børnsreftirstilling hetta er faktiskt fyrstu ferð at vit lóggeva eina samlaða lóggávu um hesi viðurskiftini tí at hetta málsøkið varð yvirtikið á ólavsøku í tvey túsund og seytjan hetta er eitt øgiliga stórt og umfevnandi lógaruppskot tað skipar millum annað viðurskiftini við felags foreldramyndugleika saverulíðslig bústaðir og fráboðan kunning um barnið ferðing og ferðaútreiðslur fyri at nevna nøkur ting her eru faktiskt rættiliga nógv góð nýggj ting við lógini mann kann siga tað fyrsta tað er at meginreglan í allari lógini er at tað er røddin hjá barninum sum skal hoyrast at barnið skal at avgerðirnar í samband hesari lóg skulu takast við atlitið til barnsins besta og tað kann mann so siga at tað kann mann hvussu definera mann barnsins besta men her verður millum annað definerað at at tað er barnið til barnsins besta at barnið skal í samband við bæði síni foreldur og at bæði foreldrini hava ábyrgd ava uppvøkstrum og menningini hjá barninum so at tað er so hvørfall ein ein allýsing av
eru for nógvir ófriðir í tingsalinum fólk verða biðin vinarliga um at fara út at práta vist tað er neyðugt tað er eykun samuelsen sum hevur orðið ger so væl takk fyri harra formaður øh hetta her við at mann tryggjar at børnini hava rætt til bæði foreldur tað sar man millum annað í hesum her við foreldramyndugleika og samveruni og visti mann tekur til dømis eg galdandi lóggávu í dag so er tað mamman sum sum hevur foreldramyndugleikan einsamøll tá ið foreldrini ikki eru gift men foreldrini kunnu so avtala felags foreldramyndugleika her verður tað so skotið upp ati at visti mann hevur búð saman teir síðstu tíggju mánaðirnir áðrenn barnið verður føtt so kann mann hava felags foreldramyndugleika og tað kann mann siga er ein broyting til tað betra í mun til galdandi lóggávu men mann kann spyrja hvat er tað sum er liggur til grund fyri sær tíggju mánaðirnir tí at tað stendur eisini á lógini er gjørd til føroyskt viðurskifti og vist man hugsar um umso trúgvi eg nógv foreldur kanska ikki uppfylla av sær tíggju mánaðirnar við tí fyrsta barninum í hvørfalli so at hatta kundi hugsað mær at mann fekk eina nærri útgreinan frá landsstýrismanninum um akkurát hvat tað er sum er grundin til at mann tekur tíggju mánaðir øh mann ásetir eisini við lóg avgerðarrættin hjá foreldruum til dømis at mann sigur at tað ve mann skilur millum týðandi avgerðir um um barnið og yvirskipaðu viðurskifti í gerandisdegnum hjá barninum har har mann skal vera samdur sjálvand vist mann hevur felags foreldramyndugleika so skal mann vera samdur um tær týðandi avgerðirnar sum eru at taka um barnið meðan meðan meðan tey yvirskipaðu viðurskiftini í gerandisdegnum tað er so tey foreldrini sum hava barnið eitt sum er broytt her tað er hetta her við flyting uttanlands tað verður strammað nokk so nógv upp mann hevur tosað um ati mann hevur tosað um hetta her við at fyrr hevur tað verið soleiðisnar at bústaðarforeldri kann gera av hvar i landinum barnið skal búgva og tað hevur verið tálkað sum í ríkinum her broytir mann tað soleiðisar at danmark og grønland verða roknað sum útland so kann bústaðarforeldri ikki longur flyta uttanlands til danmark ella grønland við barninum men bara at flyta inni í føroyum tað kann mann so diskutera um tað er rætt ella ikki eisini hetta her við at fara undir útbúgving verður at foreldrini hava hug annað foreldur hevur hug at flyta tí um at siga umann ætla sær undir útbúgving so verður tað nágreinað her at mann skal hava fingið tryggja sær eitt pláss á einum útbúgvingarstovni fyri at kunna brúka tað argumentið fyri at flyta við barninum øhog so verður eisini hetta her at foreldur sum eru partar av málinum at vist tey skulu til familjufyrisitingina so hava tey rætt til ókeypis umboðan fyri at tryggja rættartrygdina hjá báðum foreldrum tað haldi eg eisini er gott øhso er tað nógv um hetta her við samveru at tað er barnið sum hevur rætt til samveru og ikki ikki annað av foreldrunum eitt annað tað er hetta her við ferðaútreiðslur at her verður tað meginreglan at foreldrini skulu býta ferða útreiðslur millum sín tað hevur eisini ofta verið nevnt sum ein trupulleiki har annar hevur barnið til dømis í danmark og hin sum fær barnið í samveru við barnið skal betala alla tíðina nógvar útreiðslur í samband við ferðing og sovorðið her verður tað so ásett at mann skal býta a tí millum sín kunning og samskifti við barnið tað er eisini dagført ø her verður millum annað ásett at tað av foreldrunum sum ikki hevur foreldramyndugleika hevur rætt til kunning um viðurskifti hjá barninum frá skúla og dagstovni og almanna heilsuverki í sjúkrahúsi og suvíðari tað er nemiliga eitt sum øgiliga ofta hevur verið framført av pápum at teir hava ikki havt rætt til ta kunningina og at tær hava fólk seg líka sum ikki havt rætt til ella at faktiskt ikki hava frætt til at luttaka í tí dagliga virkseminum hjá barninum og her verður eisini nevnt í einu hoyringsskrivi at mann at at mann má kunna um hesi rættindini út til skúlar og dagstovnar og so víðari so at teir myndugleikarnir sum skulu kunna tann av foreldrunum sum ikki hevur barnið ella ikki evur foreldramyndugleika at tað tað verða upplýst um at hetta er nakað tey skulu gera tað haldi eg eri hvussu er ein bati og so er tað hetta her við at mann lurtar eftir barninum at barnið kann mann kann hava eina samrøðu við barnið tá tað eru avgerð um foreldramyndugleika har fær barnið ein rætt at luttaka ella vera við einari samrøðu vist tað hevur aldur til tað altso tað er ikki ein skylda men tað er ein rættur so at mann og tað er heldur einki aldursmark fyri nær barnið skal hoyrast og tí sigur mann tað at at tá ið tað er smærri børn so er tað hetta her við at mann kann í staðin fyri at tá ið børninið eru undir tíggju ár so kann mann til dømis hoyra dagstovnin ella barnasearkøn og so víðari um hetta her um um viðurskiftini hjá barninum at mann hoyrir nøkur sum kenna barnið og tað á barnið sum tá ið barnið er tíggju ár hevur rætt til at verða hoyrt haldi eg er øgiliga gott h so er eru fleiri ting her við kanningum ogaltso við barnaserkøn at familjufyrisitingin hon hevur heimild at seta í verk eina barnaserkøna kanning tað kann vera umforeldrini í sambandi við viðgerðarmálinum foreldrarmyndugleika um bústaðin hjá barni og samveru og og tað kann sjálvandi vera viðkomandi í einari støðu har barnið er í har barnið er í einari útsettari støðu ella har ósemjan er høg millum foreldrini hmann kann eisini gera mnn kann mann kann hava hesa her kanningarnar kann mann eisini gera har tað er stórir samstarvstrupulleikar millum foreldrini øh tíðin gongur skjótt eitt annað tað er tað mann skal hava løggildar sálarfrøðingar tað haldið eisini vera gott eg vil siga at visti mann skal nei ikki t nevna alt men visti mann skal taka eitt sindur saman um so eru kann mann siga nógv góð ting her nógv nýggj ting í hesum uppskotunum at felags foreldramyndugleikin verður víðkaður og at lógin hon áleggur báðum foreldrum økta skyldur í mun til barnið har er onkur sum nevnir at tað hjálpir ikki so nógv at noyða foreldrini at semjast um øll møgulig ting í lóg vis tey ikki kunnu altso tað er ein trupulleiki kann vera ein trupulleiki atna tvinga foreldrini at taka avgerðir í felag men tað er kanska ein hugborðsbroyting sum skal til men tað er sjálvandi er tað ongantíð lætt tá ið foreldrini ikki eru samd hmen tað vendir eitt sindur v øllum at høvdið at mann setir barnið í miðdepilin tað er so nakað sum mann skal venja seg við men so til allarsíðst so haldi eg eisini er gott at lógin fevnir um øll foreldur og at so er tað tað sum eg líka vil enda við tað er aftur efti her við hesum tíggju mánaðar bústaðarkravinum tað haldi eg er nakað sum vit mugu fáa lýst nærri frá landsstýrismannunum og kanska eisini hyggja aftur í trivnaðarnevndini so samanumtikið so fer javnaðarflokkurin at geva hesum málinum eina góða viðgerð í trivnaðarnevndini takk fyri harra
takk fyri har formaður eg ætli at spyrja tykkum saman sum hon kanska visti hvat tað er sum ger at samgongan regist orðið pápar tí tað er heilt týðiligt at tey hava hesum førum landsstýrismaðurum kliniskt fjerna árið orðið pápar til ikki at eksistera takk fyri harra formaður

takk fyri harra formaður ja tað er ringt hja undirrita at siga hvat tað er sum samgongan hví samgonga ræðist orðið pápar tað kundi eisini verið mann kundi eisini gifta at tað var okkurt annað orð sum mann ræddist og tí tók mann og sett foreldur inn men tað skal eg ikki kunna siga eg veit ikki akkurát hvussu tey hugsaðu í samgonguni so tað verið bara gitingar at at mann ikki vil nevna nevna onkur onnur orð kanska eisini takkfyri
mær so er tað
ja takk fyri hørra formaður í samband við hesa lógina so haldae eisini øgiliga gott at tað er komin við hetta her við at ein dómar hann kann døma bæði tvey bæði mammuna og pápan til atfáa foreldramyndugleikan tí at tað hevur nemliga verið eitt eitt tað skal mann siga ein trupulleiki ella ein avbjóðing hjá dómaranum tí at tað koma í mammu um pápa teir koma í í rættin og hann sær væl tað bæði líka væl skikkaði til a hava foreldramyngleika men tað ber bara til til at døma annan til at fáa myndugleika men nú í hesi lógini nú kann dómaran sig veitski hvat tik bæði líka góð tit fáa bæði foreldrarmyndugleikan tað er øgiliga gott og so eisini hetta her við at samvera tað verður tikið seperat tað síggi eg fyri mær at tað fer at gera tað tað fer ikki at vera so nógv klandur sum tað kanska hevur verið áðurn

eygumsmelsenja takk fyri harra formaður ja hatta vóru tvey dømi sum eg ikki náddi at koma inn á men men tað er rætt at at tað at mann víðkar hetta her við felags foreldramyndugleika til at mann eisini kann døma tað tað haldi eg er positivt og hetta her við samveruni tað verður nemiliga nevnt í hesum her í lógaruppskotnum ella viðmerkingum um at hetta er tá ið konfliktstøði er øgiliga høgt so er tað kanska gott at familjufyrisitingin kann taka avgerðir um tað tí tað er ofta tað sum ger at foreldur altso at foreldur hava hug at ella ikki fáa tingini hanga saman so visti mann líkasum fær ein annan myndugleika inn í ella tekur tað fyri seg so kanska at foreldrini klára betri at vera saman um barniðtakki

vimerkingaktakk fyri harra formaður ja eg haldi at nøkur ting sum eru í her leggja eisini upp til at familjufyrisitingin má styrkjast eisini við fakompetansim og ú nú kemur lógin ikki í gildi fyrr enn enni komandi ár so hetta kemur eisini at betýða eina raðfesting á fíggjarlógini fyri at mann kann gera tað men so er tað heta her við at rætturin skal kunna døma til felags foreldramyndugleika eg haldi tað er eit sindur dupult í tí altso tað er tað er tað er sigkurt báði gott og ringt í nøkrum førum er tað gott men tá okur hava viðgjørt hetta málið fyrr tá hevur tað eisini verið víst á tað ati tað kann vera ein bái at at rætturin dømir til nakað sum foreldrini ikki kunna semjast um at tað ikki sikkurt at tað tæna í barninum so eg haldi atat at akkurát hat har er eitt sindur trupult
gud
takk fyri harra formaður ja altso eg eri samd í at har eru øgiliga nógv ting í hesar hesum her lógaruppskotinum sum kunnu vera trupul tí tað eru tvær síðir og tá ið mann ikki kann semjast sum foreldur so er tað øgiliga trupult at taka støðu og hatta er eitt av teimum summá altso tað er so nógv dømir í her har mann kann taka bæði fyrimunir og vansar og so má mann so má mann simpultenn taka eina avgerð um mann mann so hellir til annað ella ella hitta tí eg eri faktiskt allan vegin ígjøgnum eg haldi eg nevndi tað í innganginum í hesum her røðuni hjá mær at tað er so øgiliga trupult at gera lóggávu tá ið støðan er tá ið ósemja er og tá ið tað er truplar støður millum tvey foreldur tað er næstan einki sum er truplari at lóggeva um enn akkurát tað og tí má mann so leggja seg á ein bógv her hevur mann so lagt seg á at tað sum koyrir ígjøgnum alla lógina tað er barnið sum er í miðdeplinum at tað er barnið sum hevur rætt til og og so víðari og mann ja kanska eitt sindur tvinga foreldur tað er púra rætt er eisini hoyringsskriv sum vísa á ta mann verið tvingaður har mann ikki er samdur

takk fyri harra formaður eg vil siga tað eg eri ómetalaliga glað fyri at vit nú hava fingið foreldur á myndugleikalógina til viðgerðar í løgtinginum tí at at blíva foreldur tað e jú tann størsta løtan sum ein kann sum foreldur kann ímynda sær

oeg má líka taka og haldi eg skal rættleiða tá ið tá vit tosa um definatiónina av foreldurun um tað hoyrir heima í hesari lógini ela ikki definatiónim at hvat foreldur er tað er jú í lógini um børnar srettstilling og hevur so einki við hesa lógina at gera og tað sum vit leggja upp til í hesari lógini tað er at tryggja tann partin sum ikki er nóg stór rættindi í dag at vera um síni børni og tað er eingi loyna atað er pápin tað er soleiðis tað at tá ið tú sum foreldur er gift og fær eitt barn saman so er tað automatiskt felags foreldramyndugleiki ert tú samnbúgvandi so er tað ikki per automatikk tá er tað pápin sum skal vátta at hann er pápi og tey kunnu vera samd um at fáa felags foreldramyndugleika og í allar allar allarflestu støðunum eru foreldrini samd

og tað er tá ið kanska at gentan ella kvinnan heru verið úti fyri voltegt ella tað er hon er komin í eit eitti forholt sum sum er harðskað frakt ella tað kann vera bæði vera sálarsjúka ella rúttrupulleikar sum er inni yvir og tað kann vera tað at mamma sigur eg velji ikki at pápin skal hava foreldramyndugleika vistiman hygur eftir lógunum í norra og danmark og samanlíkna tað við lógarupskot sum er sum vit arbeiða við nú so dámar mær í forhold betri ta lógina sum mann hevur í norra har sum øll børn sum eru fødd frá fyrsta januar hava í útgangspunkti felags foreldramyndugleika og so er tað eina ein eina eina røða avundantøkum og sum ger tað at kanska annað av foreldrunum kktað kann vera mamman tá kann eisini vera pápi sum ikki eru mett at vera egnaðir og tað sum eg eri ómetaligani hørm um tað er tað at mann skrivar í lógina at tað skal vera fyri at fáa felags foreldramynduglaik sum skalt hava búð saman í tíggju mánaðir tað ber snøgt sagt ikki til taka vit hædd fyri teimum monnunum sum eru útsiglair teir sumsigla til dømis í grønlandi har er tað krav at við sær t sigla í grønlandi so hava tað adressum í grønlandi skulu so allir pápar nýklaktu pápar ikki fáa loyvi at hava foreldra felags foreldramyndugleika tí at teir ikki hava havt bústað sambært fólkayvirlitunum í føroyum so fáa tað ikki felags foreldramyndugleika so eg sigi at tað snøkk sagt so taki egikki undir við tí og eg vóni at landsstýrismaðurin hann góðtekur ta at vit broyta tann tann partin tí sjálvandi skulu vit tryggja børnunum eisini at pápin sum er útsiglari og býr í grønlandi skrásett adressa í grønlandi eisini skal fáa loyvi at sværa pápi og ffáa fforeldramyndugleikan hjá síni barni so er taðeitt annað sum eg eri eitt sindur stúrin um tað er í hvønn mun eg haldi at tað er

foreldrafyrisitingin sum skal familjufyrisitingin sum skal avgera hvat barnið skal búgva visu tún hyggur eftir lógina í norra og hyggur í lógini í danmark so er tað dómsstólurin taer rætta skipanin sum ikki avger tann partin og visumann hugsar um okkara lítla ssamfelag tosar um ogtá i tá ið vit tosa um hesi her hvør ikki kann vera foreldramyndugleika ella felags foreldramyndugleika so er tað í tann førum har tú ikki ber til har sum var mett ikki ber til tí at kanska konfliktin ognu vogi hjá millum foreldruni er so høgt at tað ikki ber til at samstarva og oftani er tað tá ið tá ið fólk fara frá hvørjum øðrum so er tað barnið sum verður brúkt ella misbrúkt til athevna seg inn á hvønn annan so at eg meti tað at tað er forviðbrekið at tað er ein fyrisitingarlig avgerð sum kann kærast til kæristovna í almennu heilsumálnum heldur enn at tað beinleiðis fer til dómsdólin dómstólurin er meira vardur ella tey sum eru í ið taka avgerðnu um dómsdóðli er meira vard enn tey sum sita í fyrisitingini tú skal minnast til ein málsviðgerði ella tveir ella tríggir sum skulu verða taka taka at taka einagera enavi niðurstøðu skulu eisini møta sum fólkumum upp í sms tað skulu møta teimum e meininheitini at að skulu møta teimum úti á gætun g tay sulu møta teimum allastaðni er konfliktin millum tvey so kann konfliktin blíva upp aftur nógv størri enn tú dregur embaiðsfólk inn í inn í konfliktina so tá mann tosar um stolking so kann tað eisini vera stolking av av av av avstarvsfólkum og tað kenni mann til aðrastaðni frá eisini at mann skal verja tey sum arbeið inan fyri barnaverndin og tað er eingi loyna tað skal mann nokk eisini gera í føroyum tí at eru tað eru dømir um at

kenslurnar eru standa øgiliga nógv upp á spæl tá tú fært frátikið rættin til eitt barn óðansæð um tú ert eygnaður ikki egnaður tí at tú óansæð so elska síni foreldur ella eldrini foreldrini elska síni børn treytaleyst óðansæð tað er bara ymiskt hvussu ty gera tað og hvussu t at duga at stíla teimum stýra teimum kenslunum tær konfliktirnar sum eru og tá ið mann tosar um at børn hava tað trupult í dag so er einki ivast í at eitt ella u ein av orsøkjunum til at børn hava tað so trupult er at tað er øgiliain høg høgar konfliktistøður sum eru um eitt barn har sum foreldur ikki kunnu samlast um eit barn og eisini tá ið foreldur sum búgva saman eisini er saman um eit barn at tað er kanska ein av teimum størsta rsum er at at attryggleikin hjá børnunum í heiminum ikki er tann sum manneigur at vera tað er øgiliga nógv tman kemur øgiliga nógv tað kemur øgiga nógv fram um hetta her hvør hevur hvør orsøkin til at børnini ikki hava tað so gott í dag tað r einki ivast í at tað er gott fyri nøkur av foreldrinim fara frá hvørjum øðrum men tað er eisini trupult fyri nøkur at tey fara og at orsøkin til at tær flyktirnar konfliktirnar sum barnið hevur tað fer oftani víðari í lívinum og hevur tú ikki so tær skipaninar sum lofta kunnu lofta børnunum professionelt inni evir dagrøktina ella vøkgustovunum í barnagørðum jmen so er barnið prísgivið tað er fullkomiliga prísgrivið so at eg haldi tað er tað er rætt at tað er dómsstonur í hesum førinum soleiðis tað at har er endaliga avgerðin vist tú skalt í ein prosess har sum tú skalt í eina kæru støðu so er prosessin øgiligani long og kann blíva øgiliga eksplosiv fyri ikki minst fyri barnið so samanumtikið so eri eg ómetaliga glað fyri at vit fáa hesa lógina og tað e eingin iva í at vit koma t at brúka ein e eina rúma tíð upp á at viðgera hana í nevndini og tað verða nógvar innkallingar og serliga tað sum mann er stúrin um hvat ið serligahet her við hvør skal taka avgerð o ikk kal taka avgerð og tað sum hevur tíggju mánaðar at so kalt bú sama tíggju mánaðir tað haldi eg ikki heldur øgiliga nógv foreldur sum ikki búgva saman í dag tey hava ikki sama adressu tú kann mamma kann búgva hjá foreldrunum og pápin kann búgva ja adressu í grønlandi ella onkrar aðrar bygd so tann partin hann heldur ikki í føroyska samfelagnum so eg vóni at vit kunnu rætta upp á tey tingini sum vit ikki eru ordiliga samd um og egundirstrika at hetta er ikki talan um mammur og pápir hetta dragar seg um foreldur tí hitt er í vørnines rættstilling so eg hopi ikki tað at tað kemur at skakla hesa viðgerðina um málið visman tekur dregur eina aðra lóg inn í eina lóg sum kann kanska blíva keðilig og kanska vit iki fáa semji um takk fyri
ja so er tað viðmerkingar gjóni nolsø joensen
takk fyri harra formaður og rósa samuelsen eisini ein ein góð røða sum lýsti væl málið sum er lúgvusmikið og tað er nógvur vinklur mann kann fara inn á men og eg eri púra samdur í tí sum rósa samuelsen eisini vit í javnaðarflokkium eru samd um het her við tíggju mánaðar at tað skuldu hava livað tað eru vit stilla okkum øgiliga skeptisk yvinfyri tí at einki er so natúrligt sum attá ið tá ið við gyta at so eru tað tvey foreldur og og tað skal barnið hava rætt til bæði foreldrini og eg haldi róls sámas sum kemur inn á nógv áhugaverd ting eisini heta her við konfliktinvognum sum hevur verið og og teksturin í í lógt tað viðger eisini tað konfliktin í voði sum ofta hevur verið og eg haldi at andin í her hesari lóggávuni við tað at hetta er til barnsins besta ger tað at tað leggur ein dempara á visuhettahevr verðið samtykt og í tí haldi eg gjøgnumhagai het h er ein góð lóg hon er til barnsins besta og so mugu foreldrini meira upp á banan og og og og og stilla seg vaksin til til til barnið takk fyri
har fór hon
takk fyri eg eri púra samd hetta kanska kan nda lógin kanska vera við til tað at tað er nú havi tað ikki nd forelduri ikki handan møguleikan at klandrast um siga fákoma niður á jørðina og ogtakið hatd fyri hvar barnið er og tað altlit hetta her við við við tíggju mánaðarregluni nær tú skalt kunna hava felags draforeldra myndugleika skulu vit so seta undantøk ja undantøk til tann sum sigur til skráset í grønlandi ella undantøku har undantak tá má heldur vera generelt og heldur hava púra greiðar reglar fyri nær ið tú missir foreldramyndugleikan takk fyri
ja takk so er tað elsu bet mørsetur
ja takk fyri harra formaður ja sjálv arbeiddi eg ja eg haldi næstan heilt ár við sær lógini og tað sum eg gekk høgt uppí tað er eisini tað er við at vit vit siga at annar foreldrunum er deytt at so hetta barnið kann hava samveru rætt til onnur enn pápan vit vit siga til pápin sum er deyður at tað kann hava samverið rætt til ommuna so snar at tað ikki missir samband við síni biologisku biologisku familju í pápaætt ella mammuætt annað hvat tað snýr seg um tað haldi eg eg sjálvum sær er virkliga gott í hesi lógini og so eitt afturat so rósa vóru eitt sindur inni á hetta her við at mann klandrast um hvør skal hava barnið í hesari lógini nakað sum eitur viðbót samvera halda at og tað vil siga at vist nú mamman spælir kongularót á einum vikuna at siga nei takk pápin tú skalt yvirhøvur sæða eftir nú fara vit onkra annað veg so

amolsen ja takk fyri tað eru eisini eini átu í lógini sum sum tryggjar akkurát tann partin og tá ið vit tosa um at tryggja rættindi hjá børnunum til dømis vyrsu annar doyr at tryggja rættindi tilommur abbar mostur o fastura hvat tað skal vera so er tað ikki í altso tá má siga tað tá er tað í óvanligum støðum alto o vanligt koyrir alt sooft tað koyrir øll vilja tað besta fyri barnið tað eru konfliktstøðum har sum ella í hvussu annar doyr ella ella tær fara frá hvørjum øðrum tá er tað konfliktstøðurnar sum avgerandi hvussu fornufturin verður brúktur takk fyri

siristenbergtakk fyri harra formaður ja eg haldi eisini hesar tíggju mánaðirnar eiga okur t hyggja eftir í nevndini og so er ta ettað annað sum rósa samolsen var inni á tað var hettaher við hákonflikt tá ið tað er hákonflyktir at tá er tað so øgiliga trupult og tað e fugir tað sjálvandi eisini trupult at døma a tugar tað faktiskt undirorðna hvør dømir men tað er óansæð eta er tað trupult men kanska eigur mann at hava nøkur betri amboð til ataltso at spora seg inn á hvat tað er fyri familjur sum hava hesi her hkoflktstøðurnar soleis at mann pá á einlanna máta hevur eina serliga fyriskipan er fyri teimum tí í teimum allarflestu førunum ber tað til at tosa fornuft við fólk men tað eru í í nøkrum støðum at tað er so høga konflyktir at tað næstan ikki ber til og har má mann sjálvandi tryggja barnið so gott mann yvirhøvuðkanst so spurningur er um tað fifinnst eitt gott amboð til tað tað haldi eg nevndirnar eisini hyggja up
ja takk
so er tað rósa saman senn ja eg eri pøra samd við sigur steinberg altso tað eru seg konfliktstøðurnar har sum foreldrini elska síni børn men tey elska ikki hvønn annan tað eru kanska nøkrar loysnir mann kann hava og har er tað við sum at seta eina familjuráðgeving inn kanska áðrenn barnin verður føtt ella tá ið barnið er føtt heilsufrøðingarnar fara jú inn beint aftan tá barnið kemur heim og øgiliga skjótt kann heilsufrøðingurin lofta hvar ið hvar støðan er í heiminum so at hetta er eingin ivast í at tann parturin at styrkja familjuráðgevingina kann eisini vera nakað sum kann vera hjá familjufyrisitingini sum tey finna út av at kanska hevur henda familjan brúk fyri at fáa hjálp takk fyri
ja takk fyri næstu røðara er sirið setemberd tá er sirið esember er havt orðið so so hava vit eitt døgurðasteðg aftaná upp á ein serskeiðum tíma
takk fyri harra formaður til viðgerðar er lóg um foreldramyndugleika og samveru og tað eitur so foreldramyndugleikalógin og í rættiliga nógv ár so hevur tað verið eitt stórt ynski um at fáa eina dagførda lóggávu á hesum øki eg haldi eg verið øgiliga ofta frami ví spurningum eisini okur hava havt eitt stórt ynski um at fáa eina lóg sum fyrst og fremst tekur atlit til tørvin hjá børnunum og hvussu ger mann so tað tað er ikki so einfalt mann kann lóggeva nógv men tað at vera góð foreldur eru kanska líka nógv ein ein kenslulig støða sum er trupul at lóggeva um men alt hetta her økið sum er familjurættir er sera komplekst og samstundis er ta sera týdningarmikið tí tað rørir lív og lagni hjá okkum øllum og tað snýr seg um sera grundleggjandi viðurskifti sum foreldramyndugleika ug samveru við síni børn og arvarætt og rættindi hjá fólki sum hava verið ella sum hava verju fyri neyðuni um hjúnaskilnað og fariskap og mangt annað so familjurætturin er nakað sum røkkur úti hvørt einasta heim í landinum og í tvey túsund og átjan tá kom familjurættirin á føroyska hendur og nú síggja okur hvussu lógaruppskotini biginna at koma tí nú kunnu okur nemiliga gera ta lóggávu sum okur í føroyum ynskja og sett saman eftir okra ynskjum og okur ikki longur bundin at at bara kunna samtykkja tað sum fólkatingið hevur samtykt og síðan tvey túsund og átjan hava okur fingið til dømis nýggja ættleiðingarlóg okur hava sum eisini givið familju betri rættindir ogokur hava fingið lóg um framtíðar fulltrú sum elspett mersedis gunlegsdóttur kom við okur hava broyttat soleiðis at samrøður hava fingið javnrættindir og nú viðger okur eina nýggja lóg um foreldramyndugleika so tað hendir nógv á hesum økinum og tað er eitt greitt dømi um hvussu okur mennast tá ð vur taka ábyrgd tí nú arbeiðia okur við at bøta um hesi viðurskifti og tað er eingin ivi um at tað gera okum til eitt sterkari tað sum hevur verið kritikkurin av verandi lóggávu tað er tað at rættindini hjá pápinum eru ov illa vard og at felags foreldramyndugleiki ikki er galdandi uttan so at foreldrini aktivt hava tikið stig lat fáa sett tað í gildi við tey ógift og eitt sovorðut dømi tað var tað at tað vóru rættiliga nógvir menn sum vóru illa við tá ið teir bleivu sendar heim aftur til eit skúlastýrisval fyri nøkrum árum síðani tí teir funnu útav at teir høvdu ikki væl rætt tí teir ikki høvdu foreldramyndugleika tá vóru tað nokk so nógvir sum vórðu eitt sindur for nermari um tað og tað skilji eg gott h og á hinari síðuni hava okur so sjálvandi kritikkin av at samvera kann vera vera soleiðis at hon ikki altíð er góð fyri børnini tað kann vera hot hon fór óstøðugg at kanska annar partur sum mev drikgið upp ella hvat tað skal vera so faktisk á báðum síðum á hesum her spektrinum eru tað sorgarsøgur børn hava brúk fyri tryggum umsorganarligur karmin og fyri kærleika og stabiliteti og nærveru og tættum og góðum relatiónum og fyri fóru seðiligheit og fyri álítandi vaksnum umsorganarpersónum og tað er so avgerandi fyri barsins framtíð men eisini fyri nútíðina tí tað er løtan í dag sum mynd á dagin í morgin hóast hesa vitan so eru tað nógv dømir um at børn koma í klemmi tá ið foreldrini ikki einast tá ið hjúnaskilnaður er ella vissu parlagi bara ikki fungerar tá íggjatá knokur síggja nógv dømi um hvussu børn verða brúkt ímóti foreldrunum faktisk á báðum síðum og hvussu samvera fyri forhálað ella forhindrað og hvussu børnini missa alt netverkið á aðrari síðuni til dømis kann tað vera ommur og abbar eisini líkavæl sum okur síggja børn á hinari síðuni sum hvørki megna ella ynskja samveru tí konfliktirnar millum partarnar eru so høgar og tí er hetta hett eitt øki sum er øgiliga trupult at lóggeva í og sum altíð hevur eisini nógvar taparar við sær okur hava eisini veerið eisini vitandi um dømi um um nógvar føroyskar konur sum hava lisið uttanlands sum til dømis ikki hava kunnað flutt heim aftur til føroyar tí tú ikki er loyvi at flyta við barninum uttan makin gevur rætt rætt rætt til tað til fyri barliur átjan ár so tey verð noydd at búgva kanska uttanlands tey árini so tað er hetta er ikki so einfalt tá ið tað er sagt so eru tað eisini nøkur dømir um at ein hjúnaskilnaður kann vera ein bjarging fyri nøkur tá i tá ið rættarnevndin haldi tað vera viðgjørdi seinast at mál um felags foreldramyndugleika tá bleiv tað í hvørfall sagt stór orð táð bleiv sagt tað at at mann upplivdi hvørfall frá heilsufrøðingunam úti í skúlanum ati tað vóru nógv børn sum livdu í einari krígssonu bleiv beinleiðis sagt o so val konfliktin ímillum foreldrini ø so er ta hetta her umtað er verið fleiri av tykista fram mammar mammur og pápar eisini skulu nevnast í lógini tað haldi eg fínasta slag og spurningurin er hví tað ikki er so í løtuni um tað er tí man ikki vil nevna samhøður tað kann ann so hugsa um fyri okum í tað einki problem at øll verða nevnd men tað sum veðu skotið upp tað er tað at hendan lógin er galdandi fyri øll undir átjan ár uttan so at tað er gift tað er kanska næsta mál mann eigur at hyggja eftir í familjurættarligum høpi eiguri kúr framhaldandi at atloyva tí at mann verður giftur undir átjan ár tað kann mann í føroyum tað er so eitt annað mál men í endamálinum stendur at avgerðir altíð skula verða tiknar til barnsins besta og har er so ein verja á barninum inni í málinum og tað stendur eisini at børnini skulu takast við og alt eftir hvussu gomul tey í mun til hoyringar av barninum og tað tað er eisini ein øgiliga trupul støða í fyri tey allarflestu børn er tað heilt ómøguligt væl at skula taka at velja millum mammu og pápa og akkurát tann partin haldi eg at okur eiga at styrkja ikki bara í sambandi við hetta men eisini ímun til barnaverndarmál og at ati tá ið børn eru til hoyringar so eigur mann at hava hjásitar altso tey eiga at hava onkran viðsærð tá ið tað eru til hoyringar tí tað er heilt ótrúliga trupult fyri ikki at siga næstan ómøguligt so tað tað haldi okur eiga eisini at at farat hyggja uppá og so er tað eisini at ati hugsa efta her við at foreldramyndugleiki hera eitt og at samveru er nakað annað og tað ger lógin øgiliga greitt at tað kann gott ver a tú ikki hevur foreldramyndugleika men tú statvekk rætt til samveru og nok so gott at mann sigur tey tingini týðiliga tí tað er nokk sum forbindað tað at vist tú ikki hevur foreldramyndugleika so kanst tú ikki hava samveru men tað er ikki so tú kann tú kann bæði og so stendur at foreldramyndugleikin tekura avgerð í persónligum viðurskiftum og so verður tað víst til hvat samveru foreldri altso hvat tað so hevur rætt til at verða kunnað um og tað er eisini ein somnur partur sum eg haldi hevur verið undir upplýstur la tað í hvørfall nógv foreldur sum sum sum eru samveru foreldur sum ikki hava foreldramyndugleika sum faktisk ikki fáa nakrar sum helst upplýsingar um nakað og ikki vita hvat tey í veruleikanum hava rættindir til so har er eisini eitt arbeiði at gera ø og felags foreldramyndugleiki krevur so semji vissi ikki mann er giftur og tað er er altíð nevnt tá ið alt stendur væl til tað er ikki ferð enn mann fer hvør til sítt at tað blívur trupult tað foreldri sum barnið býr hjá stendur her skal hava avgerð í teimum yvirskipaðu viðurskiftunum til dømis um hvar tey búgva og rætturin til kunning hjá tí sum ikki hevur myndugleika er so eisini staðfestur og so evr tað eisini sagt at viðsumann er dømdur altso til dømis vist tað verið kjynslig brotsverk harðskapur menniskjuhandil ella annað so hevur tað sjálvandi ávirkan á um tú fær loyvi til at hava ein foreldramyndugleika gift hava felags foreldramyndugleika tað hava tey longu í dag so lógin broytir einki fyri tað og so er tað viðsi mann vrið skyldur men visi mann hevur verið giftur teir seinastu tíggju mánaðirnir áðrenn barnið varð føtt so hevur mann felagsforeldramyndugleika vissi mann er ógiftur so hevur mamman foreldramyndugleikan uttan so at man hevur gjørt eina aðra avtalu frammanundan so har er heldur eingin broyting frá í løtuni og hava foreldrini havt felags bústað samanhangandi tíggju mánaðir samband við landsfólkayvirlitinum so hava tey felags foreldramyndugleika g eg haldi øll sum hava vera upp at hava sagt at tað er nakað sum nevndirna at hyggja eftir og tað eri nok so samd í tað eru nógv ung foreldur sum kanska búgva heima hjá foreldrunum ta kanska ta fyrstu tíðina fyr tímimi tað eri par og og okur hava eisini eina røðu av fólki sum arbeiða uttanlands og so víðari og so erðu eisini sett har eini røð av øðrum tingum inn íg her reglur um ættleiðing og foreldur kunna fráboða felags foreldramyndugleika og hann fær virkna frá tí degi familjufyrisitingini finguð fráboðanina so tað er ikki nakað sum endiliga skal góðkennast mann skal bara fráboða og so stendur eisini við hjúnaskilnað so verður so heldur felags foreldramndugleikin fram men at bæði foreldrini kunnu uppsiga avtaluna so so tað er ikki meira bindandi enn sum so at tann eini parturin kann til ein oghvørja tíð siga avtaluna upp so tað keldur væl eisini um at mann alla tíðina arbeiðir eisini á einum plani har mann hevur megling og diolog og annað sum ger tað at mann kann semjast um børnini familjufyrisitingin tekur avgerð um samveru og um hvar barnið skal búgva

tað haldi eg at hvørfalt eitt av teimum evnum i ynskja hyggja niðri uppá í í nevndini tað kann vera øgiliga trupult tá foreldur eru samd tá ber sjálvandi alt til tá ið ósemja er móti partarnar tó er alt ómøguligt og soleiðis er tað men okur mugu viðgera hetta út frá tí fortreyt at tey flestu fólk eru so mikið atturkomin at tey kenna sínar skyldur og sína ábyrgd og kunnu ikki loggeva út frá tí at tað eunøgvir fá foreldur sum ikki megna eina hákonflikt støðu sum okur heldur hava reglur fyri hvussu mann hannfær tær støðurnar og hvussu mann sum myndugleiki verður betri til at fáa eygu á tey málini og tryggjar eisini tey børnini a soeistsum støðan er í dag so er eg haldi helvtin av børnum sum eru fødl uttan fyri hjúnalag so so hetta uppskotið kemur hvussur at umfata helvtina av øllum føroya føroya børnum og tá búgva foreldurini heldur ikki altíð saman so tað haldi gokur kulu hygja uppá iðhasum tíggju mánninum men eg rokni við at t nevndin fer at gera nokk so nógvar hoyringar og eisini kemur aftur við onkrum broytingum men eg eri glað fyri heta málið er komi í tingi og takk til landstýrismannin fyri tað og hetta er eitt øgiliga týðandi mál sum eg hopi at okur fáa breiða politiska semju um og haldi ikki at hett er eitt mál sum tað tænist at tosa um vinstravong og høgravong og samgongu og andstøðu vi hvørt á sínum hetta handlar um at fáa felags loysnir fyri børn í føroyum takk fyri
ja so er tað nakrar viðmerkingar fyrst er tað rósa samuelse
tann tíður tvølv takk fyri har formaður eitt sum hevur verið afturvendandi spurningur tað er um um tað kann forættvirkandi kravt eg síggi í tær ætlintu norsku ella donsku lógini har var tað soleiðis tað at innanfyri eitt rímiliga tíðarskeið so kundi mann taka málini uppaftur har sum bæði foreldrini vóru egnaði men har sum dómurin hevði dómarin ella dómurin hevði avsagt at tær annaðu foreldrini sjálvt um bæði vóru egnaði tað er kanska eisini nakað sum vit kundu viðgera í nevndini um vit vilja taka tann partin eisini

siristenberg takk fyri harra formaður og takk til rósu samunsen vistieg havi lisið ella skilt lógaruppskotið rætt so er tað ikki viðafturvirkandi kraft tað kemur í gildi frá fyrsta januar í altso um eitt ár lítið ár men sjálvandi har sum tað er semja har kann mann altíð væl altíð gera avtalu um at fáa felags fforeldramyndugleikan men men í hesum uppskotum er tað so hvørfalt ikki nakað afturvirkandi sum eg dugi at síggja tað so tað er so nakað sum man má hyggja uppá takkfyri
gong
samelsen ja takk fyri harra formaður har vóru nógv ting sum eg var samd við siru stenberg í men eg hugsaði at nevna eitt við nú broytir mann líkasum aftr barnið sum er kemur í miðdepilin og og mann faktiskt eisini leggur bæði skyldur og rættindi á børnið kann man siga eta e ta eru tíggju ár millum annað víðkar mann eisini hetta her at hoyring í samband við foreldramyndugleika upp á tann mátan at barniðti er tíggju ár sjálvt kann venda sær til familjufyrisitingina og og og og biðja um at familjkalla foreldrini saman og tað kann vera um um foreldramyndugleika ella bústaðin hjá barninum og sovíðari í útgangsstøðini haldi hetta er gott men eg hugsi bara at nú teimam vendur líka sum sumher á høvdinum um um um tað ikki eisini krevur eina hugburðsbroyting og kanska at mann fær nøkur amboð sum foreldur og sovíðari tí nú skal mann jú agera uppá ein annan mátatakk
eg ringist her mær
takk til eygums samelsen ja tað er gott at mann hevur barnið í miðdeplinum ta r tað sum alt hetaher skal snúgva seg um og aakkurát hetta er við hoyringum av børnum og øhaldi eg eri trupult tað er rætt at hoyra børn men eg haldi mann skal hava hjásitar og eg haldi at tað er ein øgiliga stór ábyrgd av leggja á bótnni kann tað vera tað er eitt ómøguligt val skal eg velja mammu ela pabpa altso hvør hvør hvat barn vil velja tað tað vil eingin so tað haldi eg øgiliga trupult og tað má mann sjálvandi hava øgiliga greiðar reglur um hvussu mann ger og eg veit tg vr eitt ymski nógv ár barnabati og havt tað frammi í nógv harrans ár at hoyringar av børnum generelt í føroyum altso at tann parturin eigur at vera styrktur tað tað haldi eg at at okur eiga at gera tí at eg trúgvi ikki upp á at tað eru nógp tíggjar gomul børn sum sjálvi venda sær til familjufyrisitingina og siga at nú munnu tikur gera okkurt við umstøðurna heima hjá okkum tað trúgvi eg er øgiliga trupult fyri tey at gera so at hatta er iki hatta er ikki einfalt takk fyri

sigur stremba kom eitt sindur á hetta í røðum hjá sær við at síðan vit heimtóku ella yvirtóku familjurættin so síggja vit betringar nú á økinum tá vit hava tikið ábyrgd av teimum so gera vit eisini betringar og betrum umstøðurnar og lógirnar so er tað kanska sigur stremba kundi sagt eitt sindur meira um tað hvussu hvussu tað kann faktiskt betra okkara umstøður tá vit taka ábyrgd av økinum sjálvi
berg
harra formaður og takk tilhervur posdóttur tá ið okur hava tikið ábyrgd av einum øki so kunnu okur gera ta lóggávu sum okur sjálv vilja hava uppjóvast ikki umseta lóggávu áðrenn mann hevur yvirtikið eitt øki tá kann mann bara seta tað í gildi sum fólkatingið hevur samtykt ogtað er ikki sikkurt át mann hevur ynskt tað og henda lóggávan er ikki akkurát tí sum er niðri í løtuni hvussur sum eg skilji so at tað hevur bara fyrimunur við sær at løgtingið sjálvandi kann lóggeva eftir føroyskum viðurskiftum tað sum føroyska samfelagið brúk fyri og tað sum yføroyski politikarar kunna semjast um so tað er bara gott og tað er við til at eisini menna okum su samfelag til dømis nú at stovnurin og familjufyrisitingin verðar nokk sterkari stovnur hann fær nógv stýrri fakompetansur inn tað fer sjálvandi at smitta av á alt hetta her øki og tað fer eisini at gera tað at okur oftari viðgera hesi her málini í løgtinginum tí tað er nemmari at fáa tey fyri í tingi enn enn tá ið tað er eitt ríkislógartilmæli so at tað er bara við til at kvessa okum um vitu
takk fyri so er tað elsebett merketi
des gunnestóftirja takk fyri harra formaður tað sum er nú varð siri stenberg inni á hesin her við felags foreldramyndugleikanum í øðrum londum at tey eru noyd til at vera kanska í danmark í fleiri ár tí at nú hevur hesin pápin felags foreldramyndugleika tað vil sigat tey kunnu ivirhøvr iskt koma heim til føroyar í øll hesi árini til barnið í vaksið men í hesum lógini her er tað garanterað at sjálvt um mann eigur eitt barnkanska uttan fyri hjúnalag har mann í felags foreldramyndugleika at mamman kann um tað skuldi verið fara til danmarkar at fáa sær eina útbúgving tá tað kemur til útbúgving sum kann hon gott fara til danmark at fáa hesina útbúgving uttan at pápin sigur korta nei tí tað er til barsins besta eisini at mamma verður betri fyri og men tað er ikki soleiðis hon sigur vaska nú fari eg niður at fáa eina um útbúgvin hon skal prógva tað at hon sloppin inn í ein skúlahussar soødu vit skil í hesum lóginimtakki
her var
og elspin markrantus gunnvælstøttur kenni eg í lógina inn og út tí hon hevur eisini arbeitt við henni og haldi at tað er svartans sum sendi hann til hoyringar so og takk fyri tað eg haldi tað er ein góð broyting eg haldi tann støðan sum hevur verið fyri til føroysku genturnar og konurnar sum hava lisið niðri sum hava fingið børn har og hava verið hindraðar í at flyta heim aftur í átjan ár tað er ikki ein nøktandi støða tað má mann fyri fyribyrgja tað ikki hendir tí at tað er eisini eini lívsneyðug íløga eisini fyri barnið at mamman fer eina útbúgving so tað tað tað er gott takk fyri tað
ja takk fyri nú er tingfundurin niðurlagdur í ein tíma og byrjar aftur klokkan eitt korter til tvey trettan fimtan tingfundurin er uppafturtikin og fyrstur at røða er steffan klein poulsen ger so væl
vit viðgera foreldramynduleikalógina sum snýr seg um foreldramyndugleika og samveru og hetta her er ein lóg sum foreldur helst ikki skulu kenna til

tey sum forplykta seg til hvønn annan tey sum giftast tey sum elska sín makan elska seg maka og elska síni børn tey burdu ikki kent til nakra paragraf í hesari lógini og g tá vit tosa um barnsins besta sum er endamáls ein av endamálsorðingunum í hesari lógini so er tað til barnsins besta at foreldur finna út av sínum viðurskiftum í sátt og semji men tað hendir sjálvandi at at konflyktir koma og og tað ikki altíð foreldur takla tær so væl og so fer mann at klandrast øhog tað a ja foreldur fara at skeldast og annað og og eisini klandrast um børnini og og tað er tá mann fer í hesa lógina tað er tá mann fer at grava í foreldrarmyndugleikalógini og vita hvørj rættindi mann hevur hvørj rættindi havi nú sum mamma hvør rættindi havi sum pápi og so framvegis og tað er upp á ongan máta til barnsins besta at enda í tí støðuni og hendan her seinna støðan er tían verri ein veruleiki í okkara samfelag í føroyum sum vit mugu fyri halda okkum til og støðan í føroyum er tann at í tvey túsund og átjan bleiv staðfest at meira enn helvtin av øllum børnum faktiskt blíva fødd uttan fyri hjúnabandið og fer mann inn á hægstovuna og hygg eftir hjúna skilnaði so vóru tað i su et fa heilt aftur til nítjan hundrað og seksogfýrs fimmogfýrs ella seksogfýrs so vóru tað eitt komma eitt prosent av øllum føroyingum sum høvdu verið farin gjøgnum hjúnaskilnað og hetta talið er økt markant í hesi ára tíggjuni tí í dag er tað fýra komma fýra prosent av føroyingum sum eru farin jøgnum hjúnaskildnað og hyggur mann eftir so hvussu nógv tað er um árið so vóru tað fimmoghálvfjerðs í tvey túsund og tjúgu og tað er liðið sirkað har fimmoghálvfjerðs hjúnaskilnaðir á hvørjum ári í føroyum

so er tað eisini tey sum eru samlivandi ella sum liva saman men ikki ikki eru gift og eg havi ikki funnið nøkur hagtøl fram men men eg haldi at tað hendir minst líka oftani at at skilnaður fer fram har og og og tí eisini kann blíva ein kampur ímillum børnini

hvar enda so barnið í øllum hesum hvør hvør fær rætt at avgera avgerð vegna barnið og so framvegis tað er foreldramyndugleika lógin og og tær ásetingar í har

og tað eru sum oftast ella ikki sum oftast tað kann blíva øgiliga harðar konflyktir millum foreldur og tá ið vit fara at viðgera heta her málið í samgonguni so kundi eg bara staðfesta beinanvegin at óansæð hvat vit gera sum samgonga ella sum løgting so so verða allir partar ikki hundrað prosent nøgdir har ta r øgiliga trupult mál at at at raka plakt altso tað verður ongantíð perfekt men vit sum eru innvald vit mugu bara ella vit mugu fyri halda okkum til hendan veruleikan og eisini tora at gera broytingar í hesum ræðliga sarbara økinum og tá tað kemur til foreldramynduleikalógina so hevur tað verið afturvendandi at hoyrt í almenninginum at páparnir standa fyri vanbýti ella páparnir hava veik ella eingi rættindi í hesum konflyktunum

noyr javnan søgur um at páparnir kunnu øgiliga lættliga útifrystast verandi lóggávu og at rætturin skal jú peika á mammuna ella pápan visu ta ikki kunnu einast um forfelags foreldramyndugleika og tað verður ofta sum oftast peikað á á mammuna men vit mugu bara samstundis taðfest at at bæði eiga barnið hóast taðn eini fær myndugleikan og og orsakað av hesum so so síggja vit ein bólk av pápum sum vísa sína ónøgd haldi faktik tað er hundrað tals pápar í hesum bólkinum sum vísa øgiliga stóra misnøgd við galdandi lóg og uttan iva eisini mammur sum sum ikki eru heilt nøgd og og tær broytingar sum vit gera í hesari lógini og tað kemur allarhelst at at skuffa fleiri av teimum sum hava ein forvanning til eina betri lóggávu tat broytingarnir eru frá frá nú og frameftir vit kunnu ikki fara afturvirkandi og broyta teir dómar og annað sum eru sum eru staðfestir tað verður frá nú og frameftir dómar eru sagdir í fleiri málum men men komandi pápar ella hesir hesin ávabólkurin kann gleðast vegna teir komandi páparnir og eisini tey sum eru eina nýggjar støðu ella har rætturin ikki hevur tikið støðu til einkult málini soleiðisum eg skilji tað vit fáa ikki lóggivi aftur tí har har dómur eru sagdir

hetta við felags foreldramyndugleika tað verður roynt at t at gera nakrar justeringar soleiðis at at tað er lættari at fáa ella at koma til eina til felags foreldramyndugleika og er tað so at tvey uttan fyri kjúnabandið fáa eitt barn saman og hava búð saman seinastu tíggju mánaðirnir hendan detaljan hevur verið fleiri ferðinar nevnd í morgun

eisini tey sum eru gift og fáa ja har konan verður á vegin og og tað verður hjúnaskilnaður er at so kemur barnið innan tíggju mánaðir jamen so fær tann fyrrverandi gifti pápin eisini felags foreldramyndugleika og rætturin fær eitt sindur leysar teymar tá tað kemur til at at gera niðurstøður ella at fella tó um og kann taka felags foreldrarmyndugleikar við

har vinklamáta soleiðis at jamen tað er tað ikki pápi ella mamman sum hevur rætt til samverur við barnið men tað er barnið sum hevur rætt til samveru við mammu og pápa og og sum eg lesi lógina so verður so verður s altso samverumøguleikarnir verða nógv betri og greiðari og og tað verður tiltað betra og allarhelst oftast fyri pápan

so eru nakrar aðrar broytingar og eg fáa ikki tíð at koma inn á allar men danmark og grønland verða nú defineraðir sum útlond og og tað merkir at a tað verður ikki líka lætt at at at flyta avstað við sínum barni og og so koma undir nýggja nýggja lóggávu og so aftur gera tað øgiliga trupult fyri makan sum sum ikki hevur barnið og og mann roynir at inndraga barnið meir alt í mun til aldur og og hvussu hvat barnið klárar at at biðdraga við so so vil mann hoyra barnið í í hesum málinum um foreldramyndugleika og og tað sum jørgun niclasen og onnur eivsini víst á og tað haldi eg eisini er øgiliga keðiligt tað er at at titlarnir eru ikki við altso pápatyttin er e ikki við í galdandi lóg sendir á donskum fá tær og og nú verður tað broytt til til foreldur og og og tað kundi verið at vit komu til eina skilabetri loysn har men men tá vit tosa um barnsins besta sum sum lógin endurtekur so oftabarnsins besta so sleppa vit i uttan um at barnsins besta er at foreldur gifta seg at tey forplikta seg yvir fyri hvørjum øðrum og yvir fyri sínum børnum at tey velja hvønn annan velja barnið alt lívið tað er til barnsins besta og tað er tað sum børnini í okkara samfelag hava brúk fyri hendan lógan hetta er hendan lógin traðkar ikki kraft fyri enn ella tá ið klandur og og konflyktir eru og tað er ongantíð til barnsins besta men í teimum truplu støðunum mugu vit royna at fremja barnsins besta og og tí gera vit hesar broytingar takk fyri frú forkvinna
ja takk her er ein viðmerking frá bjarna hammer ger so væl
akfyri frú forkvina jein spurningur til steffan klein poulsen tað er tað at um hann kann upplýsa fyri tinginum nær á miðflokkurin hevur valt at rudda pápan úr einum lógaruppskotinum um foreldrarmyndugleika altso t hevur verið øgiliga viktigt hjá miðflokkinum at ter a mamma og ta er ein pápi men nú koma nýggj hugtøk sum eitur sjávandi at foreldur partar makið eg minni ikki hvatð annaðstefan ta poulsen nevndi í áðni men nær hevur miðflokkurin gingið við til at klynis rudda pápar ganga við til tað úr foreldramyndaloguni kann stefan klein poulsen greiða løgtinginum frá tí takk fyr hara formaður
ja takk stefan klein poulsen ger so
ja fyri forskunda eg kann upplýsa av bjarni hammer at miðflokkurin ongantíð hevur gingið átta fyri at útreinsa hesir titlarnir mamma og pápi tað tað stendur púra greitt í okkara diagnaði og okkara stevnuskrá annað at vit halda at samfelagið eigur at byggja familjuna og mammuna og pápan hetta her kemst alt av tað tað er eingin loyna tað tað kemst av tí stríðnum sum var áðrenn jól har sammøður kom inn í lógina um børnins rættstilling og hesa lógina og annað og hetta er tað uppskotið mann hevur lagt fram við har mann brúkar foreldur í staðini fyri mamma og pápu sammøður alt hetta her vit halda sjálvandi at tað skuldi staðið mamma og pápi tað er eingin loyna men hvat mann blívur samdur um politiskt er so nakað heilt annað fyri forskuna
ja takk sigur rosstenberg eina viðmerking er so væl
frá fólkvøðina eg veit ikki um skiltið er ordiliga rætt tað seinasta sum tingmaðurin segði at grundin til at tað ikki stendur mammu og pápa pápi tí tí at tað kjakið sum var um samøgurnar gjørdi tað at mann valdi at taka tað burturúr í tað tí at vista hesa dag mamma og pápa sum áttu eisini staðið samóður ella ella er tað tað sum ger at mann hevur valt hesa loysna við foreldrum men men ein spurningur er eisini hetta her við at hava foreldramyanduleikar frá føðing altso heldur enn altso at tað verður rekurin heldur enn at mann sigur at tað er bara galdandi fræ sum er gift men at tað verður rekurin fyri øll og mann víkir frá hesum eru bústaðarkravinum at mann skal búð saman tíggju mánaðir áðrenn hvussu ferð heldur miðflokkurin seg til tað
ja takk stefan klein poulsen ger so væl
ja til tann seinna spurningin fyrái forskvinna altso so haldi eg sygiri stinberg sipar til hesar tíggju mánaðarregluna og eg haldi at jatso tað tað skal jú ein mamma og ein pápi til at gera eitt barn g og pápin eigur barnið líka nógv sum mamman og tí haldi øgiliga gott at mann roynir at leggja nakrar loystir her sum sum føra til felags foreldramyndugleika og tað er við titlinum tað tað er eitt virðisstríð sum fer fram onkuri duga at hendavi og handahan o foreldur er kanska tann tytilin sum sum liggur í miðjuni og sum sum flest kundi skølgja men vit hava okkara ynski eg útí fleiri onnur sum hava sum greiða inki og tað mugu vit so finna útav í í í nevnd og og teimum broyting sum møguliga knu fara fram har hvat hvat mann kann broyta
næsta røða er ruttvangdger so væl
vit viðgera eina nýggja foreldramyndugleikalóg sumlandsstýrismaðurin í almannamálum hevur lagt fram log vit hava bíðað eftir leingi og sjálvandi høvuðsbroytingin sum longu e verðið viðgjørd fleiri ferðir her í dag tað er tað at vit fara frá verandistøðu har sum tað er soleiðis at visti foreldrini ikki eri gift so hevur mamman einsamall foreldramyndugleika

til at treytað av at mamma og pápi hava havt bútstað í tíggju mánaðar áðrenn so hava bæði mamma og pápi felags foreldramyndugleika og tað er jú soleiðis hevur verið leingi í danmark sum vit plaga at apa okkum eftir tá ið tað kemur til familjulóggávu so tað hevur verið væntandi at hetta eisini fór at koma í gildi í føroyum og tað kann mann so halda um hvat mann vil men óivað er hetta gagligt fyri barnið eg eri fyrisovítt samd við undanfarna røðara at tað er altíð ein ólukkulig støða tá ið hendan her lógin blívur viðkomandi altso tað sum er ynskiligt fyri allar familjur er at mann klárar seg uttan løgfrøðina og tað var vanligt at siga fyrr nemliga hetta her tá mann skuldi í rættin at staðfesta hvør skuldi hava foleikanum tann vegurin hevði altíð ein tapara har sum við hesari lóggávuni kanst tú í veruleikanum fáa

vit fáa í viðmerkingunum almennu viðmerkingunum til uppskotið vit fáa eina góða gjøgnumgongd av hvussu tað er í dag hvat er galdandi og og so fáa vit sjálvandi eisini eina góða gjøgnumgongd av tí sum er nýtt í hesum her uppskotinum og tað sum er høvuðsbroytingin er tað at tað eru bæði foreldrini og manni vísir til stbarnarættindasáttmálan tað er blivið meira og meiri vanligt at mann her í føroyum vísir til sáttmálar hjá st og heimsmál hjá st tað verður so eisini gjørt her

diskussiónin um morgun hevur verið eitt sindur um hetta her við hesum góðu tíggju mánanum og tað er jú mann líkasum bindur um heilan fingur og og og vil tryggja onkursvegna at hetta er eitt parlag av onkrum slagiog so er tað sjálvandi spurningur jamen visti tað nú ikki er eitt parlag skal skal tað so ikki vera felags foreldramyndugleiki sum útgangsbunkt tað er ein ein vesindilig diskussión eg veit ikki ordiliga hvat eg skal halda um tað óivað koma nógv áhugaverd sjónarmiði fram um tað í í nevndini

nógv av hasum er er gott tað førloyskt kanska itt sindur tá man er tann síðsti av framsøgufólkunum at at gjøgnumganga bara altso stavíst ígjøgnum aftur men til dømis hetta við at at útland at at danmark og grønland nú eisini verður mett sum útland tað haldi eg avgjørt er ein ein fyrimunur tí tað er immavekk størri trupulleiki attvey foreldur búgva í danmark og grønland neií danmark og føroyum til dømis sammett við eina støðu har sum mamma og pápi býr hvør sína megin týska markið til dømis í í danmark altso tað at vit eru eitt oyggjaland ger at tað er mittt í norðuratlantshavi ger at tað er trupult vissu foreldrini búgva í hvør sínum landi og har sum barnið onkursvegna skal búgva hjá øðrum foreldrunum leikluturin hjá familjufyrisitingini verður nokk so nógv broyttur og tað framgongur eisini at tey skulu hava fleiri fólk og og tí eisini eina hægri játtan og nú veit eg ikki ordiliga um tað hevur tikið hædd fyri tí í verandi fíggjarlóg men hetta kemur ja nú minnist eg faktisk ikki ona nær hon kemur í gildi um tað er fyrsta januar ja so tað slar ikki ígjøgnum fyri enna komandi fíggjarlóg

tað sum verður sagt í viðmerkingunum er at tað er fyrst og fremst barnið mann tekur atlit til og ikki foreldrini o og har metir mann so at tað gagnar barninum at hava samband við bæði foreldrini hinvegin kann mann ikki áleggja altso tú kanst ikki tvinga foreldramyndugleikanum ígjøgnum og er tað ein pápi ella fyri sovitta mamma sum ikki ynskir at hava nakað at gera við sítt barn so er tann møguleikin statvekk til staðar soleðis sum eg skilji lógina so barnið hevur sum so ikki nakran rætt til bæði foreldrini meira enn tað at tað er ein rættur hjá foreldrunum tað sum vit eisini fáa at vita í í viðmerkingunum er at tað er fyrst og fremst bústaður og samvera sum foreldur blíva ósamd um tá ið tey fara frá hvørjum øðrum og her fær so eisini størri heimildir í mun til hvat tey hava frammanundan so er eisini eina juridisk diskussión inni sum eg veit ikki um eg heilt funnar gjøgnumskoðið ta men men hetta við at mann áður fór sum tveir partar mamma og pápi í rættin at stríðast um foreldramyndugleikan meðan at tað í dag er altso at tann avgerðin verður tikin áðrenn mann fer í rættin og tí fer foreldri í prinsippinum ikki í rættin við hinum foreldrunum men við við fyrisitingarmyndugleikan tað er eisini nakað sum hevur týdning í mun til til grundlógina tí atgrein trýogtrýss í grundlógini sigur at mann altíð sum borgari hevur rætt til at fáa roynt eina fyrisitingarliga avgerð hjá myndugleikunum tað sum eisini verður broytt nú er at tað e einki aldursmark fyri nær barnið skal hoyrast tó skal sjálvandi atlit takast at aldrinum á barninum og so eisini tað at eitt barn sum er fylt tíggju ár sjálvt kann venda sær til familjufyrisitingina við umbøn um at familjusitingin kallar foreldrini á fund um foreldramyndugleika bústaðin hjá barninum ella samveru tað er áhugavert og tað havi eisini verið áhugavert at hoyrt hvussu hatta verður ella sæst aftur í praksis gangi út frá tað er tað sama sum hann hevur galdandi í danmark hetta her at vit eru tað e kanska itt sindur óvant fyri okkum at børn heilt niður til tíggju ár onkursvegna venda sær til almennar myndugleikar eg haldi sum heild at hetta er nakað vit hava bíðað leingi eftir og vit taka sum útgangspunkt undir við hesum uppskotinum og eg haldi hetta er altso hetta er onkursvegna ein nútímansger av foreldrarlóggávu har sum mann í størri mun tekur atlit til bæði foreldur og tað trúgvi at eg nakað sum vit hava nokk so breiða undirtøku fyri í íí samfelagnum tað eru nøkur áhugaverd hoyringssvar g millum annað er eitt felags fyri harðskaps og rakt eldur í føroyum og tað er sjálvandi hesin bólkurin av mammum sum følir seg sera ótryggar við pápan har sum mann metir at tað ikki er gagligt fyri barnið eg hava samband við pápan tí at pápin kanska er í einari støðu sum mann metir ikki gagnar barninum tað er ein ómetaliga torført støða og kanska eru vit eisini ósamd um hvar ið tað markið liggur nær tað gagnar bardinum ikki hava samband við annað foreldri tað er ein sera sera álvarslig støða sumi sum fakligir myndugleikar sjálvandi framyvir koma at taka støðu til og eisini har verður latið upp fyri jamen er tað er annað foreldri harðskapsdømt til dømis ella hevur ein atburð sum mann mann metir ha har tað er verri fyri barnið hava samband enn eg einki samband at hava jamen so kann mann koma til ta niðurstøðuna

halda sum heild t hetta her er eitk eitt gott uppskot og væntandi fara vit at taka undir við hesum her uppskotinum takk fyri
ja takk fyr rósa samuelsen eina viðmerking ger so væl líka
tanntann parturin sum hevur við tíggju mánaðr msiga mnn skal búð saman í sambærti fólkaevligu tíggju mánaðar tað ber ikki til hjá teimum sum erusiga sigla í grønlandi til dømis teir hava jú tað skateg júg krav at teir supa búsitandi í grønlandi visti tað skal vera so má tað vr in undantaks regla hevta ikki verið lættari sagt øll men so kann mamman taka avgerð siga tað nei og við tí tí grundgevingin fyri at vit ikki hava felags foreldurmyndugleika eg meini taðer antur norra ella danmark sum hevur tann tar reglurnar inn heldur enn at siga tnei aðer okkum norra sum hevur tað tí at danmark hevur tíggjudagareu nei tíggju mánaðarsregluna at taðn heldur undantøk at har smamman er møguleika at siga nei
ja takk ruttvang ger so væl
takk fyri at tað er ein sera viðkomandi spurningur og og serliga her í føroyum er tað nokk nógv meiri vanligt at mann er í parlagi hóast mann hevur hvør sín bústað tí vit nemliga hava serliga nógvar menn sum búgva aðrastaðni enn í føroyum sjálvt um teir hava føroyar sum sítt heim onkursvegna so avgjørt er hattar ein viðkomandi spurningur sum eg gangi út frá at nevndin kemur at hyggja nærri at takk fyri
takk næstura røða er bjarni hammer ger so væl
ja takk fyri frú forkvina og lógin sum nógv hava bíðað eftir í langa tíð eri so komin niðan mann væntaði kanska ikki um fór at koma men oið at komi niðan

og her eru her eru batar í tað skal einkin loyna mær um tað men samanumtikið so má eg siga at eg sjálvur ov nógvum eri sera øgiliga skuffaði av hesum her úrslitunum sum komi niðan øgiliga skuffandi at síggja men man kann siga yvirskipað sjálvandi so draga tær sum foreldra myndugleikar tað e tað sum lógin eitur og samvari við barninum og tað sum flestøll foreldur í verðini halda er natúrligt tað er tað at tá ið barnið verður føtt villa verið borið í einai heimin so hava foreldrini vist tað er bara nøkulunda sátt u semja har ímillum so skuldu tey á natúrligum orsøkum fungið fór bæði foreldra myndugleikan av barninum sjálvandi sjálvandi er tað tað mann hevði hoyrdi um tá ið landsstýrskvinnan tann fyrrverandi var tá tá hoyrdi mann um hetta her men mann trúði ikki oria up á at tað forveruliga at koma soleiðs her niðan at mann ynskti ikki at gera tað at mann skuldi brúka fólkayvirlitið til at staðfesta um tú kundi fáa foreldramyngunleikan tað sum er so óalmindiliga stuttligt akkurát við tí at eg veit at tað stendur ú øðrum lógum at mann velur at tú skal hava fastan bústað í tíggju mánaðar áðrenn barnið er føtt seinast eg visti so vera sirka níggju mánaðar sirka níggju mánaðar til barnið verður borin heim htá er tað at mann altso hevði mann kanska valt sjey mánaðir ella fimm mánaðr so kundi tey sum veruligani vistu at lógun var sum og var o kundi tað tikið seg saman og prøvað at fingið sær bústað eg haldi tað her líkjast á ongum ongum og eg eri samdur við jørgun niclasen at sjálvandi má tað broytast e fyrrverandi landsstýriskvinnan tað kundi eg kanska forstaðið tí vistuin ætlaði at gera her men øgiliga øgiliga skuffaður og faktiskt sm ikki meir ella minni sjokeraður at ein ungur landsstýrismaður gongur við til at berita tingini niðan her og ikki vil geva foreldrunum pápinum foreldramyndugleikar tá ið barnið verður føtt tá ið terr staðfest hvør eigur barnið og tað er nøkulund í ordan so sjálvandi klforeldrini bæði fáa forforeldramyndugleikan tað sum er tað sum er altso tað kann ikki vera regulin tað má vera undantakið tað má vera undantakið si her eri heilt fái tilfeldini sum okur øll kinna til báði hjá pápin og hjá monnunum har sum tað simplen ikki ber til at bæði hava foreldramynuleikan hvat skal nokk koma til ta tíð men at mann veruliga kemur niðan við hesum her og har má eg spyrja landstýrismannin hvat er landsstýrismaðurin bangin fyri at hann ikki ynskir at fáa pápa skulja fáa foreldrarmyndugleika tá ið barnið er fótt pápin er staðfestir at vera pápi omamman eisini og alt er sum tað skal vera hví kunnu tey ikki fáa forelags foreldramyndugleika tann spurninguri vilji øgiliga gjarna haldi ikki t nakar interesseraður her at hoyra ja men tíggju mánaðir tir brúka mann aðrastens hatta líkist svartast av ongum tá ver tað som hevur sagt so tað eitt afturat meg að spyrja ati eg skilji ikki heldur líka hetr afturat tíðin er sjávandi avmarka hví hevur mann lnklynist fjernað navnið pápar úr lógaruppskotinum um foreldrun altso hví himmalska navni her mann tikið páparnar burtur foreldur fínasta slag mammur sjálvandi er tað fínt men at kaka páparnir burtur hvussu kann ein pápi sum landslýrismaður ganga við til tað hvussukannmann stefan klein poulsen segði her uppi dn ai hjá miðflokkinum er at eitt barn hevur ein pápa og eina mammu samstundis sigur hann hatta er fiaw hatta hatta hava okur samtykt hatta er ein millumvegur sum miðflokkurin sigur pápar eksisterað ikki meir tí at fáa hetta her fram í tingi tað er ikki deenai hjá miðflokkinum sum eg havi kent

meni men hetta her er tað sum opumbart at meirilutið ella vónandi ikki at meirilutið at samgonguni ynskir at endiliga tí okur vita øll hvussu tað er tá ið ein hendan lógin verður saknað og hon man bíða eftir ní langa langa verinsføð so kemur niðan so ætlar mann at gera hesa broytingina her man veitkusta her tað tekur tíð áðrenn tað verður broytt aftur h tað kann líka nevnast tað at vistmann takar pápar aftur kals bara at snakka um pápar r tal taðki har eg eri men tað verður nevnt í øllum førum í donski lógini har nevnir mann eisini pápar tí er tað er tað eitt sindur undrunavert at ein samgonga ungur landsstýrismaður við ungum børnum gangi út frá ikki ynskir at pápar og mammur skula avlíka rætt tá ið tey fáa barn at fáa felags foryndugleikar tá ið alt er sum tað skal vera og tað er staðfest hvør eru foreldrini tað er stet kiki tað at okur vita gott av at tað eru at að eru tað eru orsøkir sum kunna gera tað at at annas skal ikki hava forendamenduleikanu tað er eingin ivi um tað okur kenna keðiligur dømi frá báðum síðum og tað skal sjálvandi vera sjálvandi skal tað loftast men tað kann tað má eg bara ikki vera reggulin tað má vera undantakið og tað vísti so formaðurin í trivnaðarnevndini á at at tað ætlaði formaðurin at fáa broytt tá ið landsstýrið ikki tvey túsun hta tað landsstýrið ikki klárar sjálvur at koma við tí at mann tekur pápanir burtur og mann ynskir ikki at pápi fur at fáa felags frá endulíkar tað tað tað barni eg pát altso tíggju mánaðir reglum hvar ið hem mann skal navna ve ætlara táeinki um at hugsa mann fyri særja
ja takk her vóru onkrar viðmerkingar fyrst er tað eldspælt mær seg at skunnleivsdóttir ger so væl
ja takk fyri at forma eg er faktiskt samd við røðarum um hetta er at tað er tamlægnirnar speisemi at mann kemur við einari lóg foreldramynnimleikalóg har sum mann er arbeitt við at pápin skal hava betri heimildir ella rættindir og so er tað ikki eitt orð sum eitur pápi í lógina e altso tað eru púrasta samd við honí men samstundis skal eg siga at longu nú hevur formaðurin trúvnaðarnevnt íveru og sagt at tað fer at koma broyting í í nevndini so tá fara vit nokk at blíva samd um hvussu tað sær úthetta kemur úr nevndini og hetta her við at felags foreldralikatað er tað at tú koyrir hann frá samveru ger tað at eg dugi ikki at síggja líka sín røðarin hvat er problemið tí tað er ofta tað við samveru sum mann klandrast um felags foreldramynnugleika ska fylgiligt ja
takk bjarni hammer ger so væl
takk fyri frú forkvinna eitt og hvørt foreldur jai fýra vila hava stempli eg havi foreldrarmyndugleika míni barni foreldramynnugleikar mínum barni samveran sum elsbet mersetis gundastøt vísir er fráskilt hví vil mann ikki geva foreldramyndugleikan visse alt er sum eg skal verða í nevndum trivnaðarnevndum sum hevur fingið gjørt eina umrákering fer vónandi at koma við tí sum teir siga at tað verður ein broyting har sum mann hevur hugt eftir hasum tingunum men tað má tað kundi mann sjávandi havt gjørt áðrenn tí man veit av tí so verður heta her orðaskifti sum er nú tað sum øll vilja øll ynskja tað men eg eri samdur við elsbet marsetis gunnlesdóttur og gleður fyri eisini at hon sær tað eisini tá ið mann kemur við einari foreldramyleikaóg harma ikki ynskir at geva foreldramyndugleikan uttan tú skalt gera okkurt heilt heilt heilt serligt hvussu skalt tú finna út av at fáa i ein skrásettan bústað saman áðrenn tú fer tað fyrsta barnið øll vita hvussu tað er hvussu samfelagið og lívið útarkta seg men eg
eg hopið og gleðtak til at trivnaðarnevndin tá ið hon kemur úti í sínum úrskuri takk fyri ja takk rósa samuelsen ger so væl
takk fyriha formaður kann tað vera ein orsøk til at mann setir eina ma siga tíggju mánaðar freist inn á har beint at kanska møguleist at mamman av barninum noktar g uppgeva hvør pápan her so ein annan spurningur tá mann tosar um felags foreldramyndugleika hvat hugsar so bjarni hammer um mann tosar um hat her við afturberingar til pápan tá tað betala pápapengar mo skalt hava afturbering altso tá i mann nú fær felags ábyrgd felags myndugleika skulu mann so ikki strika tann partin sum eitur afturbering
ja takk bjarni hammer ger so væl
fr forkvinna ja samani afturberingina tað hevði uttanivar vit skilagott møguliga tað kundi tað gott verið men akkurát sum sum rósa samenssen vísir hkvalsi mamma noktar men tað er ein heilt onnur lóg altso sum eg snakka um tá tað eg sleppi einki við hesa lóguna at gera yvirhøvur men tað er undantakið altso nei tá ið ein mamma noktar at upp siga hvør pápin er jamen so er tað undantakið sum sigur at jamen av tí at ein mamma noktar o ikki vil siga hvør pápin er so trúgvi eg pápin kanska heldur ikki vil siga hvør hann er at tí sama veit ikki men tað kann ikki gera tað at øll ressin av øllum hinum foreldrunum í føroyum skula straffast at onkur einkult er nøkar heilt fá ikki ynskja at upplýsa tað tað haldi eg tey skal hva rætt til men mann veit hvussu tað er so blíva kunnandi blíva dømd til tað men tað má vera undantakið ikki reglim sum hava sagt so oftani av tí at onkur einstøm dømi er eitt sindur keðiligt so kann ann ikki revsa restin av øllum foreldrum faktiskt sum liva sum sum g ikki eru gift í hesum førunum takk fyri harra frúfor
ja takk stefan glaupolsøgn eina við mær síðuna
ja fyri forstín tað kemur einki barn inni í hendan heim uttan eina mammu og ein pápa bjarni tað er náttúra á bjarni hamerika snara tí akkurát sum mann vil miðflokkurin sær hjúnabandið mammuna og pápa sum ein hornastein í okkara samfelagi og bjarni hammer ver við til at samtykkja lógi fyri jól har har har sammøgur fingu síni rættindi har mann systematiskt fer inn og ger faðiloysingar bjarni hammer var við til at javnstilla tvær mammur við einum mamma og einm pápa og tí standa vit í hesar óruddiligu støðuni sum standi í dag hann skal nú standa her og tosa um páparættindi
ja takk bjarni hammer ger so væl fyri frúfo
forkvinna eg eg veit ikki um sjávandi minnini hjá summi politikararnir øgiliga stutt tað eru nakar fáar mánaðir áðrenn tað var fyri tá stemmaði steffan klein poulsen og hansara ja samgonga ímóti eini lóg sum bleiv løgd her um at geva felags fármyndugleika til pápar og mammur te barnavarfólk men tað er sjálvadi farið aftir um men tað sum eg segði í áðni annars haldi at okur kunnu ikki vera sum sistanda her í løgtinginum og døma ein lítlan minniluta í føroyum tí tey ynskja at liva upp á ein serligan máta skal mann so siga at vaska tykur onga rætt at liva í føroyum heldur heldur stefan klein polsen tað sjálvandi ikki steffan klein poulsen kann liva sum hann vil eg livi sum eg vili livi og onnur kunna liva sum tey vilja og okur kunnu ikki standa her im gera mismun at borgarin í føroyum sum betala skatt o so víðari me egkann lesa tað upp harra formaður sum stefan klein poulsen segði dinai hjá miðflokkinum er at forat børn hava ein mammu og ein pápa men í hesum førinum hava okur gjørt eit kompromið at taka tað burtur jú foreldur matki sama okkurt annað gjøt hat ta vara men tað er tað tað er tað sum stefan klein poulsen segði tað mug hon ikki gloyma hann segði titi
púra samdur men í hesum førinum ynskti miðflokkan at taka tað burtur tað kann ikki so vera men hann tordi øll hetta her er ein viðmerking frá siris stenberg eisini
akfyri frú forkvinna ja eg haldi at okur mugu halda okkum til at tingið hevur talað og hevur samtykt tað at samhøður av summi rættindur sum onnur foreldur tað tað er tað verður øgiliga ofta víst til at vist tað eru vist tað eru støk so er tað mammur og tað er tað eisini ein øgiliga stóran mun men okur mugubara ikki gloyma at tað finnast eisini nakrar einligir pápar um tar ikki eru so nógvir men tær eru eisini eisini her men hetta her við hsinher tíggju mánaðarfreistini eft hervið mann skal búð saman í tíggju mánaðar áðrenn mann kann fáa felags foreldrarmyndugleikan vis mann ikki giftur tað haldi eg nokk so eg eg dugi ikkiorilia at skilja grundgevingina fyrr e hví teg komu í tí alt tað kjak sum ellars e verið í tinginum um hetta málið hevur mann altíð sagt herfrá at mann ynskir felags foreldrarmyndugleika frá føðing men her gevr mann en øiliga stóran mun á í millum um um foreldurini er gift ella ógift og tað er í veruleikanum eisini mismunur í mun til børnini

frú forkvinna eg havi faktiskt hugsað um akkur tán an spurningin í hasum tíggju mánaðinum eg haldi faktiskt hatt simpulntl at halda í hesum førunum pápar til totalan grin tað er simpulten at halda tær til grin tað er tað at siga at tú skal ikki tú skalt fáa foreldrarmyndugleikan men so mást tú syrgja fyri at tú finnur tær eina eina ein mjaka og tú fertur ein skrásettan bústað áðrenn tykur fara og hugsa um at fáa børn og so skal mann fáa sítt børn og so skal mann vóna at tykur hava búð saman og hesir tíggju mánaðirnir áðrenn børnini kemur í hendan heim hatta er simpult hend til at gera foll lil grin í føroyum sum hava samu rættindir sum øll onnur í hesum førinum eta faktiskt pápar í hesum førum ikki bara men tað hevur altíð verið snakkað um at tá ið barnið verður borið heim og og og umstøðurnar eru soleiðis sum tað e nøkulunda skula vera og pápin og mamman tevði staðfest hetta her eru foreldrini jamen so fáa tey felags foreldramyndugleika tí barninum sum tey hava jamen so kann tað henda ting aftaná um mann fer at snakka um samveru og sovíðari men foreldramyndugleikan av sínum egna biologiska barnið kann ikki vera ein trupulleiki og vissu landsstýrismann heldur akað annað so vónlig at fortelja løgtinginum fyri tað men vónandi
taka trinnan hendan ja takk málið at venda rætta veg takk fyri ja takk næstur at røða er jacovest skord ger so væl
takk fyri harra formaður lógina um foreldramyndugleika hon bleiv broytt í tvey túsund og sjey tá legði ta galdandi lógina fyri tað var í innlendsmálaráðnum og tá ið mann so lesur hetta so kemur tað sjálvandi framaftur nógva tíð sum varð diskuterað tá akkurt um tað mundið broytti mann viðurskiftini í danmark við tí sum líkjast hesi lóggávuni mann hevði gjørt ein betánning sum varð ja nógvar hundrað síður um hvussu hetta skuldi fara at virka og sjálvandi hevur mann so í dag nakrar faringar um hvussu tingini annars virka annars má eg siga tað eri púra púra samdur við við bjarna hammer og og jørgun niclasen og øðrum um at tað er ótrúliga undarligt at hava eina lóggávu foreldramyndugleika har mann ikki nevnir mammu og pabpa sum er tað grundleggjandi hjá børnum rættin hjá børnunum til ein mammu og ein pápa eg veit gott hvat gekk fyri seg áðrenn jól tá ið mann her í tinginum samtykti at taka pápan frá ávísum børnum ikki fyri børnini skyld men fyri tannominskyld tí í mínari verð hava øll børn rætt til eina mammuan pápa tú má mínari verð vita hvat upphavi er hví ert tú sum tú er hvat er títt upphav og okur síggja óteljandi dømir um hvat hendir tá ið tú ikki kennir tú kennir títt upphav tað er øgiliga nógvur øgiliga nógv viðurskiftir her ver sum gera tað at tú kanska onkursvegna kemur soleiðis fyri at tú ikki altíð hevur atgongd til tína mammu ella tín pápa ella kørki av teimum og tey viðurskiftini hava okur væl og virðiliga regulerað í lóggávu men við bevíst og óðansætt hvat tað er so haldi eg tað er grundleggjandi skeivt at hava lóggávlgu skipanir sum frátaka barninum rættindi og møguleikar at kenna sín pápa og at kenna sína mammu tað er grundleggjandi í mínari verð og tí var eg av teimum sum slett ikki tók undir við tí at mann frátekur barninum tað hví eri eg soleiðis sum eg eri tað eri á góðum grundum tí eg havi ílegur frá mínum pápa eg havi ílegur frá mínari mammu og so og tað er tað er so tað úrslitið sum tað er gott ella ringt figi upp á gott og ánst men soleiðis er tað tað er so grundleggjandi í mínari verð so grundleggjandi at mann ongantíð lóggávu átti at tikið tann rættin frá henni barni og so er tað so líkamikið hvussu eg ætli mær at liva hendan vegin tila hinvegin ella tann vegin tey børnini sum eg eigi skulu hava vita hvar teirra upphæv kemur prá eg eri grundleggjandi har ati øll børn hava rætt til eina mammu og ein pápa og eri eisini har at tá ið tað snýr seg um foreldramyndugleikan so eta tey sum eiga barnið sum eiga at hava foreldramyndugleikan sum útgangsstøði og sum úgansstøði er tað í fínasta ordan í næstan øllum viðurskiftum men tað eru altíð undantøk tá ið ið tað ikki ber til at at blíva samdur um mann má so seg er ígjøgnum eg eri eitti púra samdur um hansaðar um hansara tíggju mánaðirnar eg hevði eg hevði slettiki fingið foreldramyndugleikan til tann fyrsta fødda hjá okum tí okur búðu slettik saman tá og men okur okur okur sóvu samanog og tað erog ta evi sogliga øgiliga nógvum førum og tí hatta hatta er fullstendiliga skeivt hatta er fullstendiliga skeivt

eg spurdur um tað og tí er tað upplagt at okur fara vónandi at koma aftur við einir broyttari lóggávu í trivnaðarnevndini har okur veruliga staðfesta rættin hjá børnunum ikki nú vendu tíski bara rættini hjá mær men rættini hjá børnunum til at hava hava mammin míg pápa og foreldur sum hava fforeldramyndugleikar til børnini og so kann mann so broyta tey viðurskiftini viðsæ vissi tingini annars ikki hanga saman tað eru øgiliga nógv ivasom viðurskiftir í he tað er upp til familjufyrðursitingina gera av eftir hvørjum reglum ger mann av og tær farina sum g havi tað er tað at páparnir verða systematissettir til síðus tað fóra okur sjálvandi at royna í einum sovornari lóggávu at gera tað soleiðis at páparnir hava eins góð rættindir til síni børn sum mammurnar hava takk fyri
ja takk her eru nakrar viðmerkingar jørgun niclasen ger so væl
ja tað ljóðar sum tíggju spennandi mánaðir hava verið hjá okkurt onkuntíð men tað sum eg kom inn á tað er at lógin ikki er afturvirkandi altso tú skalt ikki koma í gildi fyrr enn í trýogtjúgu man sigur at mann kann ikki vera afturvirkandi tí tað kann frátaka kanska onkur rættindi hjá mammuni men men vit hava ein st barnarættindasáttmála sum sigur at børnini hava rætt til at vera ansað av báðum foreldrum hvussu skilir eg okkara bestað góði tað altso hava rættindini hjá mammuni framíhjarrætt fram um st barnarættindini hjá barninum
ja takk jveskar ger so væl
havi eg altað soleiðis tar nøkur siga tað ber ikki til jú tað ber til løgtingið er lóggávuvald í føroyum og løgtingið kann lóggeva soleiðis sum løgtingið heldur tað skal lóggeva og so mugu skipanirnar tað útinnandi valdi o tá dømantíð valdi annars finnað út av hvussu tey umsita eftir tí sum løgtingið sigur so hett her við at mann ikki kann og hetta má mann ikki og sovorðið tað havi eg ongantíð trúð uppá og tað hevi oftani sagt við meg í tí skipanin sum eg havi verið í eg sið men tað tað skal bera til og so ber tað oftani til og tað eigur at bera til at fara afturvinkandi soleiðis at teir pápar ein rúgva av pápam sum ganga í dag og banga uppá teir fært ekkis atgongd til børnini sum teir eiga at tað síggja slet ikki tey børn te eiga osær snetiundarligu reglurnar um nær teir kunnu síggja børnini viðhørt hevur tú ikki atgongd tú kans ikki fáa børn men tú kanst fara heim har sum barnið býr allarnotiskt at síggja tað ogbarnin gar gott fyri vøkkustovu men tað kann onkursagna ikki fara til tann beologiska pápan tað er sovorðni ting sum erður fullstendiliga holið í høvdi spær nakað meg og sovorð nakað okur hyggja at sjálvandi
ja takk elsbet marsetes gunnlaksdóttur ger so væl
ja takk fyri harra formaður veri jamannað hevur tosað nógv um hetta her við at tað verður felags foreldramyndugleiki vissu tey hava búð tíggju mánaðir saman áðrenn barn verður føtt og so eru ymiskt annað íhesnir til dømissen dómari hann kannt so døma bæði til felags foreldramyndugleika men tað kann hann ikki í dag er nógvar forbetringarí tað kann jahvap vestergard ikki sigu annað um hann so hevði búð saman við konu ella damunið hjá sær í tíggjuogtjúgu tretivu ár so ella ja so so hevi teg ikki hjálpt nakað men í dag er hetta her so broytt mann kann fara í rættin og fáa felags foreldrarmynduglíka tað eð hann ikki kunna árin um tað tikið tað at maðurin ella sígin drongurin gentabil samda um felagsforeldrarmønduleika atso sh er eru nakur batar íðisn her men tíbetur og tað eri glað fyri at trivnaðarnevndir fer at jústera lógina til tað betra takk fyri
ja takk jákup vestska ger so væl
takk fyri frú forkvinna etað vóni eg tá mann kemur á lóggávu so dagførður hon dagførdur betringar í men eg haldi sum útgangspunkt at bæði foreldrini eiga at hava sum útgangspunkt rætt til foreldrarmyndugleika tá ið tað er sum í hesum førum og lóggávan gevur ymiskar betri møguleikar til pápan enn tað sum enn tað sum er í dag men framhaldandi skuningi ígjøgnum at mamman hevur fleiri rættindur mamman hevur fleiri rættindir og hví skhví skal hon tað eg dugi líka gott at tað dudtlig líka gott at t hava foreldramyndugleikan við mínum børnum sum konan dugdi at hava tað og hon dugdi ivaleyst líka gott sum eg so hetta her við at gera upp at konur duga betur at hava børnm at gera men tað haldi eg ikki og tí eigi tað vera fullstendiliga líka tá ið tað kemur til foreldramyndugleika takk fyrija
takk næstur røða er steffan klein poulsenger so væl
ja takk fyri forkvina eg varði noyddir at svara bjarna hammer aftur í samband við hesir tiklarnir mamma pápi og ja í lógini verðu foreldur o maki og alt møguligt annað varð brúkt og tað nevnd eg eisini og og tað er har vit eru í hesari politisku prosessuni at tað stendur foreldur men politiska prinsessin og og endaliga samtyktin er ikki feld enn og fyri at greiða bjarna hammer frá okkara greiði støðu í miðflokkinum so vilja sitera úr okkara stevnuskráer
sæog tað er eitt punkt sum eitur familjumál lesa trý brot úr tí ja sektiónini her stendur flokkurin tekur undir við yvirlýsingini hjá st um mannarættindi familjan er tann natúrligi og grundleggjandi oyndarbólkurin og hevur krav upp á verju og stuðul samfelagsins og landsins næsta punkt familjan er hornasteinurin í samfelagnum og lóggávan má verja heimið og triðja punkt hjúnabandið er gudgivni hátturin fyri samlívið millum mann og kvinnu lóggávan eigur tí at stuðla hesi skipan sitering enda og hetta er okkara greiða støða í miðflokkinum og málið fer nú í nevnd og politiska prosessin er framvegis í gongd málið er ikki endaliga samtykt og vit hava eina púra greiða støðu um tá tað kemur til mammu og pápa og at at teir burdu verið nevndir í lógini so bjarni hammer sum í so nógvum øðrum viðgerðum sum snarar hann alt tann politiska vegin og tað skal hann sjálvandi hava loyvi til í her í løgtinginum í okkara demokratii og so er tað sligið fast og eg nevndi sjálvur nú vóru jørgun niclasen og jacobvestergaard inni á hesini her við at lóggeva afturvirkandi tað nevndi tað var tað sum vit fingu upplýst tað var tað vit fingu upplýst at tað var øgiliga trupult ella bar ikki til eg minni iski hvussu teir orðaðu seg løgfrøðingarnir og onnur at mann ikki kundi fara aftur í tí og møguliga teir báðir eru bara tað tvøroyri enn eg ella hava meir faring ella kenna systemið betri enn eg eg veit ikki vat tað botnar í men teir siga tað ber til og og so má eg bara siga tað at eg veit faktiskt ikki hvat ber til tí tað verður ymisk ting sagt um hvat hvat ber til hvussu mann kann lóggeva og om møguliga tað er nakað við ja lat me iki fa in á tað e eg eg eg eg eg veit ikki eg veit faktiskt ikki vat fer til frú forkvinna men eg nevndi tað tí at tað verða sagd undir viðgerðini á málinum í í samgonguni áðrenn teir koma her í løgtingið takk fyri forkvina ja takk her nakrar viðmerkingar bjarni hammer ger sovælyri
forkvinna til steffan klein poulsen so kenni eg gottstevniskonna hjá miðflokkinum og ogeg eri fullklárur yvir tí sum steffan klein poulsen vísti á at familjan er hornasteinur og sovíðari og barni hevur æftir einampápa a mammu og so víðari tað sum eg vísti á undir viðgerðini sum stefan klein poulsen sjálvur hevði tá fortaldi hann at akkur hesi her tingini her ha men í hesum málinum var tað blivin ein politisk semja at mann ikki ynskti at nevna páparnir foreldur tí tað var tað sum man kunda semjast um politiskt tí segði tað víkir nokk so nógv frá tí stevnusskránni tí hjartamálinum deananum sum miðflokkurin hevur at tað er ein pápa og mamma tá ið mann hevur góðtikið at uppskotið kemur niðan og sigur heta r ein politisk semja um at pápar ikki skulu nevnast taðer tað eg nevndi stefan klein poulsen og eg vóni eisini sum stefanklein poulsen sjálvur sigur at viðgerðin hevur víst at mann fer at broyta meining um mann veruliga fer at fáa tað staðfest í lógini sum formaðrin í trivnaðarnevndini víst á takk fyri frú forkvina
ja takk stefan klipp høvdsen ger so væl
eg haldi ikki eg orðaði meg soleiðis sum at tað var ein politisk semja fyri forskuna tað var kanska tað sum var mest áturlit fyri allar partar og man kann eisini kalla að kundi líka so gott kalla tað ein politisk ósemja altso at at at koyra akkurát hatta ígjøgnum og tað sum eg vísir á er at málið ferð í nevnd g vit kundu gera broytingar og vit hava eina púra greiða støðu í miðflokkinum til hvørjar broytingar vit ynskja vónandi ber tað til
ja takk før ta rósa samuelsen ger so væl
takk fyri forkvinnan í tí donsku lógini har ber til at at taka upp aftur mál sum hava verið fyri frá fyrsta í tíggjunda í tvey túsund og sjey altso afturvirkandi har ber til at søkja um at fáa felagsveldrameðdleika til tey sum ikki hava sjálvandi við góðari grundgin fyri at fáa tá ið tú hevur hevur fingið frátikið men visti er javnstillaði normal foreldur so skuldi ikki verið nakað trupulleiki

ja forvorkandi nú endurtaki eg meg at tað var tað sum vit fingu upplýst og jørgen niclasen og jakob vestergaard og nú eisini rosa savensen hava víst á at hetta burtur læt seg gjørt og tí skal eg ikki hanga fastur í hini at ikki ber til og og so haldi eg at at nevnd man viðgera tað væl og taka støðu til um um vit skulu gera tað við afturviðskundikraft og um um mann kann finna semj um tað og um tað er skilagott men hitt var tað sum eg fingi upplýst at at tað er herifrá og frameftir altso faktiskt frá fyrsta januar næsta ár og og kanska landsstýrismaðurin eisini kundi gjørt tað greitt fyri okkum hvat hvat ber til ella hvat tað botnar í at tað bleiv sagt og og tað er kanska ein løgfrøðiligur diskussión eg veit ikki men mín útsøgn bygdi upp á tað sum eg havi fingið upplýst
ja takk biljusinussen ger so væl
fyri frá forskíðina at tað er gott at stefan kleim poulsen roynir at rætta eitt sindur upp á útlátis hjá bjarnar hammer men mann skal ikki vera blindur fyri at andstøðan roynir at arga miðflokkin tí at tey eru ørgum tá vit ikki hava slit í samgonguni tí so høvdu tey sloppu framat men vit eru fult greiðir yvir at tað er tað ringasta sum kann henda fyri okkara samfelag tað er við seg andstøðan sleppur framat og tí fara vit at spenna okkum øgiliga langt fyri at fyri at forða fyri tí tí at tað var jú andstøðan sum gav okkum allar hesar avbjóðingarnar sum vit nú sita við við sær fløkini sum stefan klein poulsen hevur víst á við sammøgurðum og so víðari og tað er klárt at tað er tí tað arg okkum tí tað er irriteraði um tað at at vit hava gjørt so eisini sum tey yngstu tað er í grundini tað sum tað snýr seg um
ja takk stefan klein poulsen
gersæja frú forkvinna h hetta er hetta er ein fløkja sum ongan endafar tá vit lóggeva ímóti náttúruni tá vit lóggeva ímóti nøkrum heilt grundleggjandi tingum sum burdu verið øgiliga ja brúka ent skorið ovljis at tað er soleiðis at hongu saman so blívur tað ein ein ein fløkistampur sum mann ikki kemur burturúr og og tað er rætt sum biljis justinussen eisini vísir at at miðlarnir altso og nógvir journalistar og onnur sum settu okkum upp á spuskin vildi bara hava okkum frá valdinum tað botnaði ikki í nøkrum øðrum oh tað at at kasta valdið frá sær jamen tað vildi ført at øll tey tingini sum vit ikki tóku tóku undir við vildu floig ígjøgnum uttan nakað hóast tað sum mann hugdi eftir avgreiðslun avkvøðugreiðsluni sum var fyri jól takk fyri
ja takk næsta røða er siri stenbergger so væl
takk fyri frú forkvinna eg haldi hatta var ein øgiliga undarlig viðmerking frá biljustinussen úr salinum tað ringasta sum kann henda í okkara samfelag er at andstøðan sleppur framat sij eiti á verin er í egvei ik eg mn asn sga kríggið fólk ið flýggja frá hús og heim børnini hava skolað deyða í land í miðalahavinum í áravís men tað ringasta sum kann henda í føroyum tað er at ferkvinnurnar fáa barsils farloyvi tað seta ordiliga tingini í perspektiv og so var tað úttalisini eisini hjá jakubvestergaard um at at fløkja tað upp í hetta her málið um at kenna sítt uppav tað er eitt mál fyri seg og tað haldi eg væl og kunnað viðgera fyri seg tí tað er heldur ikki órelevant og tað er eisini i fínt uppskot at at fafara at arbeiða við men tað er eingin lóg her sum hevur frátikið pápin og rættin at kenna síni børn okur vita gott tað at tað eru kanska tíggju prosent av øllum pøðrum sum ikki fáa børn tann natúrliga vegin og fáa hjálp til viðgerð fyri barnloysi vissi okur hava tann hálningin at mann altíð skal kenna sítt uppæv so skulu okur steðga teimum viðgerðunum í dag tað er tað fyrsta mann skal gera vist tað er hálningurin ella skal mann siga at mann fer ikki at senda tær viðgerðinar til danmarkar mar tí tær sjúklingar sum okur senda til danmarkar til viðgerð fyri barnloysi tær koma undir tær lógirnar sum eru galdandi har og har hevur tú rætt til at fáa viðgerð við ókendumdum norði so skal mann steðga við tí í síðstu viku hevði løgtingið høvi til at taka støðu til at yvirtaka landslæknan í tí pakkanum varð eisini uppskot um lóg um eftirgjørdan gitna løgtingið valdi frá at taka tað málið á føroyskar hendur tað kundi mann gjørt og skult ma sagt kkur gjera eina føroyska lóggávu sum sigur tað at mann skal hava rætt til at kenna sítt uppgæv men tú hevur løgtingið valt frá tú más vil heldur hava tær argumentini at sleppa at brúka og kasta út móti fólki at seta samfelagsbólkar upp ímóti hvørjum øðrum og tað haldi eg ikki eri í ordan at gera tí at eg haldi at tað bleiv upplýst í nevndini seinasta hetta her varð viðgjørt at at av teimum tíggju prosentunum sum fáa viðgerð fyr í barnloysi har er umleið helvtin sum fær hjálp frá ókendumdum norre ogtað er eisini nógv fólk sum fara sjálvi í eina privata viðgerð tað er so tað men landið føroya samfelag sendir eisini fólk til tær viðgerðirnar so visti mann heldur tað at mann skal altíð hava rætt at kenna sítt upphav góa støðga tíð í morgin alnars haldi okur átti at brúkt dagin til at gleðast um at okur nú endiliga hava møguleika til at taka avgerð um at fáa felags foreldramyndugleikar til dømis ta er nakað okur hava ynskt í áravís okur hava møguleika at gera nøkur øgiliga góð ting og tí haldi eg taðe øgiliga harmiligt at mann brúkar tað høvið til at tosa so spjaðandi tí kur vistu nakað sum okur eiga at standa samanum sor tað um rættindini hjá børnunum og her hava okur møguleika til at styrkja tey so vistumn hkvi viðgjerta hini málini so má viðgera tey fyri seg takk fyri
ja takk har var ein viðmerking høgni hoydal ger so væl
frú forkvina hetta var einastandandi góð røða hjá sirustemberg sum skeyt su skal ella rita í stein hvat het málið snýr seg um og tað snýr seg um rættindina hjá børnum og hjá familjum í einari broyttari tíð og eg fái kensluna av tá ð eg hoyri jakubvestegaard og stefan klein poulsen o biljustinussen og kanska onnur við at at mann onkursvegna hevur ei tíðarlumma har mann fær trýss ár aftur í tíðina har mann sletikk tekur støð í tí samfelagið sum sum sum vit liuga í dag og tí tí broyting sum eru og siristenberk hevur púra rætt í tí at at at loksins viðgerav ter av løgtingið so grundlegjandi spurningur um familjurætt og rættini hjá børnum og og teirra teirra atnýtu foreldur og tað er altso ein avleiðing av v at vit tóku familjurættin á føroyskar hendur í tvey túsund og átjan eg havi verð í politikki í tjúgu ár man havur settikiviðgjørt tað nakrantíð tí tað var danskt málsøki og endiliga kom at gera tað og tað er ein stórur dagur tá ið vit kundu skipa felagsforeldramyndugleika og tryggja børnunum rættin til til eitt gott lív saman við sínm saman við sínum sínum foreldrum
ja takk
tað er steyrissdegn bechv ja takk fyri fólk fyri náða tað er faktiskt akkurát mítt poang at hetta hevur tað eigur faktiskt at vera ein gleðis dagur har okur endiliga kunna viðgera tað sum okur vita at ein rúgva av bundnum út í føroyska samfelagnum hevur havt tørvað í áravís nákur endiliga møguleika at gera okur góð ting at standa saman um tað og lat okum heldur gera tað enn at brúka høvi til at blíva við at snakka um at tað eru nøkur fá fólk í føroyum sum ikki skulu eru tey til barnsól at snakka um ein tíðarlumma eg var á omma mínum sum gosur leingi hjá tey men hon snakkaði altíð um at tað er ein røst frá gravin men tað er stádføri her inni takk fyri
ja takk næsta røða er elsbet merseties gunnlagsdóttur ger so vælja
siri stenberg og høgni hoydal eg haldi hetta er ein stórur dagur at vit eru komin so langt at vit umrøða okkara egnu føroysku foreldramyndugleikalóg tað er púrasta samsfyttanum í eg ætlaði bara tað er komi øgiliga nógv fram her í dag ella bara greiða e lísindu frá ati nøkrum áhugaverdum

tað snýr seg eisini um at pápar skulu hava meira rættindir hetta her við felags foreldramyndugleika tað er soleiðisnar í dag at páparnar teir hava ikki serliga góð rættindir og visti mann fær eitt barn uttan fyri hjúnalag so er tað mamman úrganspunktuum sum fær allan foreldramyndugleika so hevur mann gjørt tað soleiðis íslógini at vis í mamman og pápanair búðu saman í tíggju mánaðar áðrenn barnið verður føtt jamen so er tað felags foreldramyndugleiki og tað skal eisini síggjast ljósini av at mann hevur hugt rundanum okkum norðurlondum hvussu mann hevur gjørt har til dømis í danmark er hetta galdandi so at trivnaðarnevndin hjá broytingar har tað havi eg man sigur tað havi eg so slett einki ímóti viss mann finnur okkurt sum er øh og tað stóð eisini ísamgonguskjalinum at barnið hevur rætt til mammu og pápa og ikki umvænt ha men at tað er barnið sum er rætt til mammu og pápa ug mann hevur gjørt tað soleiðisar kanska eisini fyri at fyribyrgja eg vet ikkum man kann siga so klandur ella ósemjur at mann hevur deilt tað upp mann hevur foreldramyndugleikan fyri seg altso felags foreldramyndugleika fyri seg og so hevur mann samveru fyri seg tí tað vísir seg ofta at tann sum fær foreldramyndugleikan yvir barnið javi so automatiskt sum býr barnið hjá viðkomandi nú er man gjørt upp við tað soleiðisar ati sjálvt um bæði hava felags foreldur ella bæði kunnu hava felags foreldramyndugleika og tað bitýðir ikki tað altso tað er ikki forbindisi við hvør hevur ella hvar barnið skal búgva hjá tað er fullstendiga hvør sítt í hesari lógini og eg vænti at tað fer at fyribyrgja ósemjur tí at tað alt kemur til alt so her kanska akkurát tað sum alt er botni í tað er hvar býr barnið og hvønn hevur barnið samband við og hev man for nógv ella for lítið samband við hetta barnið

vist tað er tað at atmann skal fara eitt sindur eftir hesin her at mann hevur búð saman og kanska meir enn tíggju mánaðir kanska í einum tvey ár og mann hevur ikki adressuna saman so so skilti eg áv jørgun niclasen so skulu tey eisini hava felags foreldramyndugleika men tað verður spennandi at vita hvussu tað fer at síggja út tá tað kemur út úr trivnaðarnevndini hvussu mann ætlari at hægreiða tað ella koma altso eg hugsi um hetta her við visti mann ikki heur adressu saman hvussu skal mann prógva tað skal mann sofara runt og gera avhoyringar ella dynuloftar ella hvussu ger mann tað tað tað verður spennandi at síggja hvussu tað fer at síggja út øeisini rætturin hevuri longst eftir hesun her við ella saknað tað at føroyarættiur tá ið tay tá ið ið eit foreldur mamma og pápa koma í rættin og bæði vilja hava felags ella hava foreldramyndugleika til hetta barnið ja so hevur rætturin bara havt møguleika visu vit snakka um tay ikki gifta so hevur rætturin bara havt møguleika til at at døma annað av foreldrunum til foreldramyndugleikan tað vil siga sjálvt um dómarin heldur ja men hetta er tvey virkliga væl skikkaðir foreldur og tey kunnu saktans bæði hava foreldramyndugleikan men eg havi ikki mandatin eg havi ikki heimildina til at døma at bæði kunnu fáa tað og við hesari lógini so verður tað so ein møguleiki og tað sum eg eisini haldi vera øgiliga hugaligt við hesi lógini tað er samvera hetta her við at um vit taka eitt dømi at pápindeyðir ella pápin býr kanska í sveis ella onkr aðrastaðnar jamen so kann barnið hava rætt til at hava onnur enn pápan kanska ommuna ella mostir ella onkran annan soleiðisnar at tað behalda samband við familjuna og tað haldi eg er rættiliga gott

lógin kemur ikki fyr í gildi fyrr enn tvey túsund og trýogtjúgu tað veit eg ikki ordiliga hví men tað kann landsstýrismaðurn koma upp og og tað kann eisini trivnaðarnevndn broyta øog eg haldi eisini at tað er eitt sindur lægnar speisemi tá ið ein lóg kemur neðan her mann arbeiðir fyri at pápi skal meira rættindir at hann so ikki verður nevndur í lógini men tað sum eg skilji tað verður eisini tað broytt áðrenn tað kemur úr trivnaðarnevndini aftur takk fyri harra formaður
frúði formaður takk eda jacobsen ein viðmerking ger so væl takk fyri
frú forkvinna tað er nógv av hasun her lógini sum tekur útgangsstøði hjá barninum í í sambandi við samveru og nógv onnur ting men nú komd tað viðgera teir eg sjálv í trivnaðarnevndini eitsini eg hugsaði um tað var hetta her við at eitt barn sum er tíggju ára gamalt kann hava møguleika fyri at venda sær til myndugleikar tað kann ljóða øgiliga gott og vera søtimusikkur í oyrunum men mann skal helt ikki gloyma tað t attað er lætt ávirka ella tú kanst tað kansn skjótt blíva at eitt barn bívur klemmu tí at tú roynir t ávirka tað á ymiskan hátt fyri at fáa tað at taka eina sak upp aftur eg t haldi tað tíggjuár er sera ungt til at skula líkasum kanska koma at liggja ímillum tvey foreldur tá ið tann møguligim uppstendur at barnið kann venda sær til myndugleikan tað skal mann ikki síggja burtur frá tá ið tá ið tað blívur stríð ogtá hendan er lógin er galdandi so so tað haldi er er sera ungt og tí er tað veit hvat elspepm mersetes gunlestóttur heldur um tað
takk fyri elsbet mersetis gunlegsdóttur ger so væl
ja takk fyri harra formaður faktiskt haldi eg nógv um tað tí ati eg haldi ver øgiliga gott avisti mann nú hugsar um eitt barrætt il mammu og pápa tað altso tú gevur barniðnumn nøkur rættindir ha tú gevur barninum eisini hevr nøkur rættindur um at tey sjálvi kunnu venda sær til myndugleikan og sjálvandi tað verður serfrøðin er innyvir soleiðisnar at tað ikki bara verður líkasum hann fær til myndugleikar nú vil eg hettaeftirlhit men tað er serfrøðin er inni og pedagogikkur og eg veit ikki hvat so tað burdi ikki verið nakað problem og har hevði eg eisini hugsað mær eisini sagt rr frú forkvinna ati sum tað hevur verið so vissu eitt par bleiv fráskilt og barnið skal velja hvar tað skal búgva so hevur aldrin verið tólv ár tann aldrin hann tikin vekk soleiðisnar at barnið sleppur at velja so er barnið búgvið til at velja jamen so ger tað tað so harra frú forkvinna her eru rættiliga nógvir batar í ið eri bæði glað av stoltaraslógini takk fyri
takk fyri tann næsti at røða verður sólvit nólsø ger so væl
ak fyri frú forkvina eg skal ikki gera so øgiliga nógv av tí ati uppskotið er væl viruliga tikið ígjøgnum nú tað allarmesta av tí í øllum førum annað en t siga tað at eg haldi sjálvur hetta er sum tey flestu eineitti ein góður dagur í tann munama vit nú fáa eina føroyska lóg sum tekur úrgangsstøði í okum sjálvum og okara skipanin sum vit hava her eru nakrir batar í lógini í mun til ta støðu sum ella tað lóg sum vit hava í dag millum annað tað at felags foreldramyndugleiki er nú møguligur automatiskt tað er nevnt fleiri fereðir tað hevur tað ikki verið áðrenn sum uppskotið liggur nú so skal so skal mann hava prógvað tað eitt ella annað stað at mann er at mann er saman hevur verið saman er eitt par og tað eg stendur so tíggju mánaðar í lógini at tað metir mann í øllum førum verða kask k man siga líknandi einum ektaskapi og mann hevur prógvað mann er er saman ella øll førum hevur verið saman og tað er við útgangsstøði tí at mann hevur sagt at tað er tíggju mánaðir sum skuldu til fyri at fáa felags eldramyndugleika um mann ikki er giftur men eg kann vera fyrisovit samdur í tí við adressuni athví skal tað vera krav at mann hevur búð saman tað kann eg gott fyri sovui at vera samdur í tað er eisini nakað sum vit hava snakkað um samgonguna áðrenntð fór niðan tað var so ikki tíð til at broyta tað mentað havi eg sum so eingi ting á vegin fyri at at at trivnaðurin broytir tí at eg mann má ásanna tað at tað eru fleiri sum hóast tað er par og hava kanska verið leingi saman og fá eit barn ikki búgva á somu adressu so eg kann skilja hvíaman heldur at eini ein rætting er neyðug har meni og so varso er tað summi sum hava sett spurnatekin við hví familjufyrisitingin skal vera so nógv inn yvir har varð mett at familjufyrisitingin hevur kendskap og hevur hevur kompetent fólk til at taka sær av nógvum av hesum støðunum rætturin er sjávandi slett ikki settur úti at hav funktión hann er statvekk tað síðsta vissu einki annað riggar so er tað statvek rætturin sum skal taka endaliga støðu um semja ikki fast upp á nakran annan máta so upp á ongan máta er rætturin settur út á funksiónum men mann metur bara at í summum førum er familjufyrisitingin tað rætta staðið at byrja bæði við megling og hevur nógv serkønn fólk sum kundu taka sær av teimum teimum støðum sum tíverri íkoma tá ið foreldur til dømis eru ósamd at mann byrjar har og so í tí liggur eisini at har er ein kærumøguleiki hjá tá ið familjufyrisitingin tekur eina kemur ta niðurstøðu og tað metir mann so eisini kann vera við til at betra um um rættarsygdina hjá hjá fólki nú var bjarni hammer øgiliga persónligur persónligt rættaður ímóti mær sum ein hskilti ikki at ein ungur landsstýrismaður kundi koma niðan við hesum uppskotinum ungur landsstýrisma maður legði dent á á te vera ein maður spurdi meg eisini um eg ikki hevði børn og annað jú eg eigi børn íg eiði trý børn eg havi eina konu eg eri í dali og búgva í havn og snakað annað persónligt sum bjarni hammer hug at vita um meg sum kann hann gott tað konturnummar og p tað men so vil eg gjarna hava hann spyr meg um tað beinleiðis heldur enn at siga tað á tingsins røðarpálli men frið at hann var eisini øgiliga kritiskur um hesi her hesar tíggju mánaðirnar men orsøkin til at eitur tíggju mánaðar greiddi eg frá í áðni og e tað nakað annað sum trivnaðarnevndin ynskir um at broyta tað so eri eg opinfyri tí tí eg eg dugi at síggja a har eru har eru kanska eitt ávíst ein ávís fleksibilitetur sum kann koma í har øfleiri havavíst á hetta her at hær at foreldr heitini standa ikki í og tað er tað pjøvist eg ikki at fara grava øgiliga alt fram aftur ta kjakið hevur væl og viljað verið haldi eg á jólum og orsøkin til at mann nú kemur við hesi her lógini hoydast sendi foreldur í og ikki mamma og pápi sum teð gjørdi upprunaliga tað er tí at mann gjørdi eina semju á eftir jól meini eg tað var samgongan um hvørja mál skuldi koma fram skuldu leggjast fram nú og hetta var eitt av teimum og har var so mett av teimum teimum fólkum teimum løgfrøðingum millum annað sum hava siturvið lógini at tað var kanska tað besta kompromii at koma til at siga foreldur heldur enn at koma við foreldra heitum sum standa í lógini um rættarstøð og barnanað tað er orsøkin til at tað stendur foreldur so varð tað dekkandi eisini til tað skal mann siga ta nýíkomnu støðuna sum var beint undar jólum tað er orsøkin til tað eitt annað sum eg hugsaði at nevna g sum fleiri hava nevnt eisini tað er tað at lógin er ikki afturvirkandi nei tað er rætt og tað er sikkurt eisini fyri kanska serliga nógvar pápar skuffandi og tað skilji eg eisini væl men tað sumløgfrøðin hevur sagt er at tað ber ikki til la tað er ikki heimsingsmessit í einari lóg sum hesari at fara aftureftir og og lóggeva direkta inn í mál har støða longu erður tikin ofta í rættinum at tað skal mann ikki í eina lóg sum hesari tí fer mann ikki aftureftir men eg skilji at í í øðrum lógum eg meini rósa samulsen nevndin vat í tí donsku ella norsku har hevur tú so ein møguleika at taka eldri mál upp aftur og viðgera tey av nýggjum umstøðan til dømis er broytt er tað umstøðir sum eru broyttar so kanneitt mál taka so kann ein støða takast av nýggjum í øllum førum og tað tað haldi eg sjálvur er ikki eitt eitt ringt hugskot tað er tað er nakað sum í øllum førum haldi eg kann vera ein fín diskussión inni í trivnaðarnevndini um tað men í øllum førum so varð mett tá ið lógin varð gjørd at mann tað var ikki heimsingsmessigt at fara aftureftir og taka støðu ella broyta eina rættarsøgu sum í sum var galdandi á í fleiri førum eg haldi ikki eg fari at siga so nógv meira enn tað uppskotið er væl og vilja tikið ígjøgnum í dag so fyri fyrstu ferð í øllum førum far at siga
tað eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá elsbønum at seta seg á gunnleiksstøddir so væl
ja takk fyri harra formaður og takktil landsstýrismenn fína talu og er tað eisini ha sum lags síðsta hondaverkið og eg fari at spyrja einei spurning og tað er hetta her við at vit hava ikki loyvi til at taka rættindini frá verandi foreldrum ha hetta er frameftir ha menspurningurin hjá mær er eisini hetta er við útgansstøði í tíggju mánaðinum alt tað men mín spurningur er at nú kanst tú fara rættin og so kann dómarin døma felags foreldramyndugleika tað ssum eg hugsi visti nú vis siga eftað er eitt par sum eigur eitt barn upa fimm ár í dag vist nú tey fara í rættin kann so dómarin aftaná hesa lógina døma tey til felags foreldramyndugleikasvrmaafta tatakkfyri
til landsstýrismaðurin ger so væl
uttan at eg skal blíva máltsøgugeri uttan so at ein ein ein rættarsøða fyriliggur frammanundan og tað er ein ósemja og har er eingin mann ikki hevur verið í rættinum í øllum førum og málið liggur óloyst at tað er nakað sum mann tá eigur at kunna taka upp uttan at eg ítøkiliga havi sett meg inn í akkurát hasa støðuna sum vildi e mett tað at ikki visti ikki fyriliggur ein niðurstøða rættarligur niðurstøðu áðrenn so hevði tað verið ein støða sum ølu fmønn kundi gjørt seg galdandi
dankur rósa samuelsen ger so væl
takk frú forkvinna í samband við at familjufyrisiki kann taka avgerð um hvar bústaðin skal vera hjá barninum tá skilji eg væl at í summum førum ber tað til við megling og kæra og altíð sovorðnaka men í nøkrum førum er tað so konfliktini vegin er so høgt at tað er vónleyst og tú sigur at tú pínir bara bæði familjuna og barnið og alt meira enn neyðugt er tað ikki so rætt at lata rættin avgera fyrr enn mann skal fara gjøgnum aftan tær við seg umsitingarliga og kæru vegleiðingina alt áðrenn aftan
nólsoy ger so væl
also persónliga haldi eg at at tað er ikki altso at at tað eit gott hugskot at familjufyrisitingin kemur tíðliga inn yvir málið tí at í nógvum førum trúgvi tað er møguleiki fyri at tey kunnu tað var rósa samans inniá eisini við gjøgnummegling oggjøgnum hjálp við barnasærgum fólkum og so víðari at hjálpa upp á støðuna og at ráðgeva og og viðgera menaso tað er ikki soleiðis at tað er tað heldur ikkivið hesun her at rætturin verðið jú ikki settur úti av funktión altso tað tað eru sanniliga eisini støður har ið semja ikki fast so so eg vildi mett at samspæl millum bæði familjufyrisitingn og rættin og eitt gott samspæli so eligi so hevði verið ein ein ein fín loysn og tað haldi eg hendan lógin leggur upp til hjósføri takk fyri
sen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna sum eg skilji landsstýrismannin rætt so er hann við upp á at mann í staðin fyri at seta sum krav bústaðarkrav í tíggju mánaðar at mann í staðin fyri sigur at tað er foreldramyndugleiki frá føðing sum mann javnstillar foreldrini upp á tann mátan eitt annað sum eg hug hevði hug at spyrja hann um tað er heta her við familjufyrisitingni at gott nokk kemur hendan lógin ikki í gildi fyrr enn fyrsta januar meni men har verða lagdar fleiri uppgávur til familjufyrisitingina so at taðn má krevja eina fíggjarliga uppraðfesting og kanska ikki ikki bara tað sum verður nevnt í í viðmerkingum at tey fara at seta ein sálarfrøðing í næstum so tað vil eg hopa at tað fylgir við
takk sólvut nolsøe ger so væl ja
takk fyri ja hetta við foreldrarmyndugleikanum og hasom tíggju mánaðunum og bústaðnum og so víðari hatta var nakað sum vit í samgongun tosaðu um e veis e mansiga í tí at lógin fór niðan og mann tosaði um mann suldi broyta tað áðrenn um fór niðan men mann var kanska eitt lítsindur for seinum av sjóvarpallinum til akkurát tað so hatta er nakað sum vit hava diskuterað og haldi g heldur ikki nakað sum eg sum so eri serliga ósamdur í og tað at trivnaðarnevntin tekur tað upp tað er bara fínt men viðvíkjandi familjufyrisitingini so so sigur tað seg sjálvt at tá ið hon fær størri heimildir fleiri uppgávur og annað so etaraðfesting sum skal fara fram og og og kemur eftir ígjøgnum sum eg vænti at tað ger og familjufyrisitingin fær fleiri ív hasum upgávuum at at røkja so skulu tey sjávandi fáa alt tað sum er neyðugt hjá teimum at røkja tær arbeiða tilfulnar takk fyri
takk síðani er tað bjarni hammer ger so væl
takk fyri fólkina spurningurin er til til sólvið nólsoy tað er tann sum hevur verið upp at venda seg sólvið nólsoy hevur einki ímóti um viðgerðin er víst ella ikki sum soleiðis sum málið liggur nú at tað verður broytt til at foreldur fáa foreldramendugleika við føðing tá ið tú staðfólk hvørja foreldrini og at mann tekur upp fjernarastu tíggju mánaðirnir burtur har tað ikki snýr seg um eina bústaðar skildi men tað snýr seg um at hvør er foreldur og tað er tað við føðing og tað er staðfest takk fyri frá fólkini
takk sólin nolsoy ger so væl
ja nú havi eg svarað her so nakrar ferð og tað er ikki so at eg eri so øgiliga ósamdur í akkurát hasum broytingini um tað skal vera automatiskt við føðing ella tað verður ella tað verður tað mann fer burtur frá adressuni ella á annan hátt prógvarar mann hevur verið saman hóast mann ikki búð saman og so víðari tað er ikki komin til eina endaliga liðistøð um hvat eg haldi allarbest hatta kann ikki eisini útføddir nakað sum trúnaðar hendur fer at taka upp men jótuføroyur so er hatta ein broyting sum tryggur tær flestu eru samd í væl kann gerast takk fyri
takk fyri so eru ta ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesim máli so uppskot til løgtingslóg um foreldramyndugleika og samveru verður beint í trivnaðarnevndina vit fara so víðari til næsta mál á skrá sum er løgtingsmál nummar hundrað og níggju tjúgu einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting nei orsaka tað er løgtingsmál nummar hundrað og tveyogtjúgu uppskot til samtyktar um miðvísar íløgur og átøk til at menna føroyska málið í einogtjúgundu øld og eg skal biðja um framsøgufólk og tey eru fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri javnaðarflokkin johannes joensen fyri sambandsflokkin edva jacobsen fyri tjóðveldi høgni hoydal fyri framsókn bjarni kárasom petersen og fyri miðflokkin billjustinussen og tann fyrsti røða verður beinir johannesen ger so væl
takk fyri frú forkvina hetta uppskot frá høgna hoydal vegna tjóðveldi um at uppskot til samtyktar um miðvísar íløgur og átøk til at menna føroyska málið í einogtjúgu øld hvar so føroyska málið er í hvørjar øldi her í dag tað kann kanska uppskotsetarin sjálvur sigur okkum meni

ymisk ting soleiðis sær at mann fær føroyskt mál á allar pallar og eisini bæði talgildar men eisini bókligar pallar kann mann siga í dirgísatilfari øðrum millum annað eitt sum mann nevna herpeint tað eru tá mann tosar um teir týdningarmestu samskiftismiðlarnir og tøknini at mann harpeint skalkunna velja føroyskt sum brúkaramál innan tvey túsun og sjeyogtjúgu og til dømis á einum miðli sum facebook har ber til at velja føroyskt mál men hin vegin so so er tað kanska ela man spara í fartelefonini sjálvari har er kanska ikki so møguligt at velja føroyskt har má mann væl esær danskt enskt ell okkurt annað mál meðan hin vegin so hevur mann føroyskt knappaborð so tað eru ymsar ymisk menning inn án tað og so tosaðu hon um kringvarp føroyar at tað skal senda alt sjónvarptakiltilfar á føroyskum ella við kanska føroyska grundarlagi stendir her peint tað gangi út frammanáa við undirteksti og hyggja at harpát so eru eisini nógv góð ting tá man hugsar umtað tilfarið kringvarpið kemur við og serliga tá tað kemur til kanska tilfar til børn so sama øst tað at sendingar ið eru kanska kendar víða um koma til føroyar og verða føroyskaar mann hevur havtmailit til poni á føroyskum og tá nýggjasa er so pa pikk ella grísa peppa sum tað er blivið umsett til av føroyskum sum eisini føroyska talið so at tað eru eisini góð ting sum havda har peint men eg haldi eitt sum mann burdi tikið fætt í so er tað undirvísingartilfar í fólkaskúlanum er mann komin rættiliga væl áleis tað er blivið øgiliga gott har beint men á miðnámi har haltað tað nógv og sum mann eisini nevnir her í viðmerkingunum so skal að nokk so nógv til inntil at mann fær kanska tað í rætt og eg hugsi eisini at tá mann hugsar um víðari útbúgvingar her í føroyum og eisini yrkisútbúgvingar og aðrar so er tað eit stórur tørvur á att hava føroyskt undirvísingartilfar tí hygg mann til dømis at eina útbúgving sum heilsurøktarheilsuhjálpara og sjúkrarøktarfrøðin gog annað so eru nógv sum km sum kanska taka tær útbúgvingarnar her føroyum sum hava føroyskt sum annað mál og so tá teir koma til tá hesin sum søkja inn á hesar útbúgvingarnar koma tilkoma í skúla so eru nokk so nógvar undirvísingartilfarinum danskt og tey hava kanska torført við fyri tað fyrsta at hava føroyskt undirvísingartilfar men so tá tey komu í skúla so er tað danskt undirvísingartilfar og tað er jú sjálvandi rætliga torført hjá teimum tí at tað duga tey kanska ikki so at settfokus á tað at fingið meir føroysk undirvísingartilfar tað haldi eg sjálvur er gott mál

tað visti mann vil fremja eftir so kostar tað men eg haldi at manneisini eigur a hyggja athvørtfalt hvat er mann í gongud við nú og tá tað kemur til undirvísingartilfar so er mann komi nokk væl áleiðis fólkaskúlanum meini eg meðan mann nú setir sjónreypina á miðnámsskúlan og hvussu er so viðøðrum skúlum víðari lestna og hvat hvat við til dømis kringvarp føroya hvat í mun til hvussu nógv framleiða tey ja sjálvandi tað er alt tað sum tey sjálv framleiða so á føroyskum men hvussu nógv gera tað y altso til føroyskt tilfar bæði við at bæði við týðing og eisini við undirteksti og øðrum tað er eisini gott at fingið at vita í mentanarnevndini so at eg haldi sum an skal taka tað stutt so haldi at tað er eitt hetta e eitt fínt uppskot men sjálvandi so er eisini ein spurningur um raðfesting bæði viðvíkjandi fígging men eisini viðvíkjandi hvat vil mann raðfesta fyrst tá mann tosar um hesi ymisku tingini herbeint hvat er hevur størstan tørv á at verða raðfest her nú og so framvegis so men hetta uppskotið kemur í mentanarnevdin har vit skulu taka eina grundligar viðgerð av tí og eisini innkalla teir áugabólkar sumvara av hesum her málinum so takk fyri frú
vir nakrar viðmerkingar ella hetar ein viðmerking frá høgna hoydal ger so væl
frú forkvinna mær hóaði væl røðuna hjá beinir johannesen sum er í mentanarnevndini og eisini eru nýkosin tingbólkaformaður fólkafloksins til lukku við tí ela góða eydnu við tí og beini johannesen nevndi eisini nakrar teimum góðu viðurskiftum sum eru gjørd til dømis eina fyrði barnatilfari sum kringvarpi ger og og onnur tað er tað hevur ein ófatiligan týdning fyri málmennisgina hjá børnum og so nevnirhann unirvísingartilfarið og eg hugsi rætt at fólkaskúlan halda vit hvussu hava føroyskt tilfar og oglærarar framleiða nógv men í miðnámskúlanm er tað altso framvegis nógv tilfar sum ikki er á føroyskum ella ikki er hvussu ikki nóg nóg tíðarhóskandi føroyskt so tað hevði verið eitt eitt eitt ótrúliga gott átaki av fingið gjørt og og vit nevna viðmerkin nakrar upphæddir men men tað eit mál sum fólkaflokrin kundur sagt fíngið som tekur man hav og sær tretivu okrt rsalg naninnan tað skal mann hava framt tað tí tað sum er endamál við uppskotinumbeini
jahansen ger so væl
takk fyri frú forkvina ja tá tað kemr barnatilfar so sjálvandi tað erkringvarpið hevur gjárt síkt men tað er eisini privat fólk og privat felagsskapur sum eisini eru øgiliga aktiv í at framleiða føroyskt tilfar og at týða føroysk tilfar og tað er eisini sjálvandi øgiliga gleðiligt og sjálvur haldi eg at hett hevr undirvísingartilfarið miðnám tað er ikki gott sum er tað burdi verið raðfest haldi eg sjálvur og eisini víðari tá mann tosar um útbúgvingará hægri stigi vit hava fyrr havt líknandi uppskot um at fá meini mein tað føroyskt tilfar inn an landbúnaðaundirvísing og ar var nám inni og tey nevndu til dømis sum eitt dømi heilsuhjálparaútbúgvingina sum tey mettu átti at fáa nokk so høgar raðfesting til at framleiða tilfar til tí at har kom tú oftan fyri at tað varu fólk sum høvdu kanska føroykt sum annað mál sum vóru næmingar g sum kanska slettikki kiltuð danskt og har varð alt undirvísingartilfar í donskum so at har mann mann tekur hesa her inn til hoyring og fær at vita hvar burdi mann raðfest fyrst ogfremst tað haldi eg mann eigar at geratakk fyri frú forkina
takk fyri tann næsti røða verður johannes joensen ger so væl
takk fyri frú forkvina ja til viðgerðar er eitt uppskot frá høgna hoydal vegna tjóðveldi um til samtyktar um miðvísar íløgur og átøk til at menna føroyska málið og fyrst vil eg siga beinanvegin at hetta er nakað sum øll kunnu vera samd um eisini vit javnaðarflokkinum sjálvandi er føroyska málið týdningarmikið fyri allar flokkar og øll vónandi øll á tingi heta er ikki eitt partapolitiskt mál hetta er eitt felags føroyskt mál at vit verja um og menna okkara mál okkara móðurmál og í tí sambandium kann eg sitera ein sambandsmann eisini fyri at hava yrkt frí peterssen átjan hunrað og áttaoghálvfjerðs fúforn
gersovæl har sigur hann í einum fosslandssangi mann hevur erkt at tú mást bæði úti og heima dýrt sum reyða gulli goyma væl títt móðurmál djúpt í tínum egna barmi bæði í gleði og í harmi ljóðað føroya mál so tá mann kann hoyra tað eisini frá einum sambandsmanni so so má mann væl siga tað at hetta er eitt felags mál sum vit øll eiga at hava í føroyum fimmogtjúgunda í mars er móðurmálsdagur føroya og hann er nú um tríggjar dagar tað er føðingardagur vur hammercshaims og tá plagdur mann eisini at útdeina eina móðurmálsvirðisløn men tað er hvussu bert at at leggja at leggja í geyma at tey átøk sum verða nevnd í hesum uppskotinum tað eru seks í talið eru øll líka týdningarmikil eru serligir stovnar í føroyum sum hava serligan týdning tá ið t kemur til eit kanska at at miðla føroyska málið og tar er kringvarpið eitt setrið nám soe ta orðabókatilfarið hjá sprotanum og talgilt tilfar sum heild í føroyum tí nú vit hava flutt okkum frá at fara inn frá frá einum meira man kann siga verkligum heimi til ein talgildan heim har sum tað mestav samskiftunum bæði fyri børn og ung og eisini okkum vaksnu fyrigongur á miðlunum innan tøknina og tí er vit noydd at ávirka okkum og flyta okkum tann vegin tí at ávirka hanna uttanlanda frá við útlendskum tilfari útlendskum máli er ovurðans stór tá ið samskifti blívur so lætt allastaðni runt um jørðina fyrimunur eru sjálvandi tað at vit kunnu samskifta við øll á klótuni men vansarnir eru sjálvandi tað at vit ávirkast av øllum teimum málunum sum finnast á klótuna og tað er ikki bara vit í føroyum sum ávirkast norðurlond tey flestu norðurlondi hava eisini avbjóðingar viðvíkjandi at teirra mál verða ávirkað øgiliga nógv og høvuðsmálini í heiminum eru jú enskt fyri tað mesta og tað er serliga enskt sum kemur inn yvir øll hesum norðurlendskum málinu og eisini yvir føroyar og føroyska málið tí er tað alstóra týdningin at vit saman royna at finna loysnir til at mennna og varðveita tað góða føroyska málið av teimum seks punktunum sumverða nevnd her eg tími ikki at remsa ramsølla upp men eg kann vera samdur í øllum punktunum hetta her at brúkaramálið tað mest vanliga málið eisini verður styrkt kringvarpð føroya verður styrkt málið í kringvarpinum og so sjávandi undirvsíngartilfarið bæði í fólkaskúlanum og í miðnámi og tá má mann siga tað at nám spælir eini lygla leiklut tí nám er teirra teirra teirra hvussur teirra fremsta uppgáva táð eina teimu fremsta uppgávana er at gera føroyskt undrskartilfar og serliga talgilt tilfar eisini um mann hevur roynt at gjørt nógv men tað kostar rættiliga nógvar pengar og tað varðs nagkað um pengar sum verður nevnt í uppskotnum er hundrað milliónir komandi sjey árini til tvey túsund og tretivu men har kundi eg hugsað mær at mann breytt politiskt ásetti tað varð eisini lagt upplivií uppskotinum hvussu mann vil raðfesta íløgurnar í at menna og varðveita tað føroyska málunum tí tað varðu neyðugt at seta pengar til síðis til at røkka teimum málunum og so er tað hvat er tað sum hevur stórt týdning í hesum sambandinu vil mann arbeiða ymiskum frontum men eg hugsi eitt øki sum hvussu er má mann má ansa eftir tað er øki har sum mann hevur ta samskifti við børn og tøkni spøl og annað alt er jú á enskum sum tey móttaka í tey eru inni á jutúp og ymiskum øðrum pallum og teir pallarnir allir eru á fremmandum máli og tað merkir tað at tey so elleir soverð o ávirka og mann merkir eisini at millum børn og ung at tað enska málið sníkist inn tí tey ensku orðini eru jú hoyrast jú og síggjast jú allan dagin og vit hava ikki føroysk spøl vit hava ikki nóg nógva føroyskum tilfari úti á netinum sjálvt um mann roynir at leggja út og tað vil vera øgiliga torført hjá okkum at kunna vera á allum pallum við føroyskum so har má mann gera onkur samstørv onkur slag tí tað krevur eina rúgvu av pengum vissi mann skal føroyska alt sum er á netinum tað er tað er næstan vónleyst so kanska skal mann fáa alternativir mann hevur snakkað um at leggja ymiskt eg veit at fleiri hava lagt til dømis barnasangir á føroyskum føroyska barnasangir út á á netið bæði tu arastaðni sum verður nógv brúkt í dag millum børn og tað styrkir eisini teirra mál í staðin fyri mann lurtar eftir enskum og bara enskum og donskum sangum øh tað eru ymiskar av hesum her tingunum sum tú mást hyggja eftir beinanvegin tí ávirkanin er rættiliga stór millum børn og ung og so etað eisini tann hetta her hvussu vit sum vaksin brúka okkara mál heima vit hava eisini ávirkan á hvussu børnini tosa og eisini stovnar og skúlar og annað hvussu vit duga at brúka málið til dagligt og staðin fyri at rætta børnini men mara vísa á staðin fyr at ætta t heldur ella harta tey heldur vísa á hvat er rætt og og vísa teimum vegin leiðina tí tað føroyska málið er ikki so torskilt sum sum tað ofta verður gjørt til tað er faktiskt eitt eitt rættiliga smidligt mál up á nógvar mátar vitvit kunnu nevna tyrlo til koptari og annað tað er nógv lættari at siga nógv føroysk orð enn útlendsk orð men so hugsi eg eisini hvussu kann mann so gera politiskt tá i mann snakkar um tólv fjúrtan milliónir um árið skuldi setast av hvør fer at raðfesta tað ja tá krevur tað væl tað at at vit saman siga jamen hetta er tað sum planin at tann ætlanin vit hava komandi sjey áruni men har kundi eg hugsað mær sum so nógvum oyrðummálum tá mann er samdur át føroya løgtingi at formenninir flokkunum settu seg saman hvussu vilja vit illa eitthvønn flokk og fekk eina semju um jamen hetta ætla vit at raðfesta komandi árini og so líkamikið hvør stjørn situr at mann seti tæir pengarnar av og fylgir tí málinum sum hann setti sær tað kann mann gera saman við avvarðandi partin ella teimum teimum sum virka á økjunum skúlum og og kringvarpi og øðrum og so raðfestir mann p á tann mátan sum mann heldur er frægast tað forðar so fyri at vit fáa ymiskar sporatiskar loysnir men heldur fáa eina

er eitt eitt jaligt pt positigt uppskot sum vitfara at taka undir við og vónandi verðurtað ein breið semja í tinginum hvat so landsstýrið fer at gera við tað tað veit ikki hetara uppskot til samtyktar men tað kann so bindas til at mann ella hvussu her leigað til at mann fer at gera ymisk átøk saman við skúlunum teimum partunum sum eru nú varð nevnt í jáðni at miðnám hevði rættiliga nógv fremmitilfar fila hudaðpiskar tilfar eg veit at fólkaskúlin hevur eisini har eigur mann at miðímóti at fáa so nógv føroyskt sum til ber eisini fyri at kunna vísa á føroysk viðurskiftir og eisini tað at at kunna orða okkum á føroyskum máli innan fyri allar lærugreinar tað kann sjálandi vera eina avbjóðing innan fyri náttúru vísindi men men har hevur mann hvussur burdi mann kunna kunna lagt seg upp at orðummálum eisini norðnorðurlendskum málum vurð nevnt eitt sindur um hetta her við við føroyskum førum bókmentum og yrki yrkingum og annað og olist har haldi eg at tað tað kemur altíð at gagna føroyingum at stuðla listarligum arbeiði mann fær tað inn aftur fleiri falda gjøgnum trivnað og annað í fólkinum tí vist tú skalt hava eitt ein góðan trivnaðar millum í einum samfelag som skalt tú duga at varðveita og stuðla list mentan og har er føroyska málið sjálvandi ein hornasteinur í í føroysku listini í føroysku mentanini men eg hugsi at vit í mentanaðarnevndini fara at hyggja jalið upp á hesi viðurskiftini her og fara at hoyra partará økinum at koma inn at greiða frá hvussu teir síggja framtíðina í føroyska málinum o vónandi fær mann nøkur góð hugskot og nøkur ágóð átøk sum koma at gagna føroyska málinum í framtíðini takk fyritakk fyri ein viðmerking frá høgni hoydal ger sovæl
frú forkvinna eg var sera fegin um røðuna hjá hjá jóhannes joensen og hann var inni á fleiri tøgnamigu viðurskiftum bæði um tey ítøkiligu átøkini sum sum gerast kunnu og tað at eg má sjálvandi raðfesta vistu so siga vitn setu hundrað milliónir av tei síðstu tey næstu sjey átta árini hvat tekr mann so fyrst vit hava so nevnt nøkur uppskot her ogseratal til børnm og ung haldið hevur sera stóran týdning og tað veit johannes joensen væl kanska upp aftir betri enn e at eg haldi alt og sjáldan vit hygja eftir hvussu nógv hevur bókad bókadeil fór at læra fetas gjørt av av barnatilfari og eisini tað sum námger og tey eru eisini til reiðar høvdu t bara fingiðeitt sindur meirav pengum til eisini at framleiða meira av tí talgildatilfarinum altso spøl barnatilfar og anna tílíkt ha so har hava vit longu ein ei ein bygna sum riggar so har har vildi eg mælt til at mann setir øgiliga skjótt inn og vit halda at vit nevna taðher í uppskotinum eisini

takk fyri frú forkvina ja tað er upplagt sum sum høgni hoydal hoydalas sigur at tað er upplagt at taka allar partar inn og hyggja eftir jamen hvat er tað at vit skulu raðfesta fyrst nám og bókadeildin hjá føroyalærarafelag ava hevur gjørt at kempiarbeiði men tað krevur hetta krevur so rættiliga nógv nógv arbeiði ov nógv fólk so mann má hyggja eftir hvat hvussu raðfesta vit og tað halda vit gera best við at snakka við teir partar sum eru økinum og fáa eitt eitt líkasum eitt eitt innspark harfrá hvat mann skal byrja við ella hvat er best at fara í holt við takk fyritakk
og so er tað henrik gold ger so væl
íja hatta her taðhevu t ikki tað stóru áhugað í salini tað kann man ikki siga men sama ger øh tað sum eg vil líkasum ávar eitt sindur ímóti at mann leggur upp til tan íslendska loysna at mann innilukkar seg sjálvan okur hava útnorðurráð sum íslendarar eru við at melda seg útav tí tær kunna yvirhøvur ikki beganga seg so málsliga yvirhøvur ikki tað eru totalt úti av av av av trytt við við hinum norðarlondini og tað er viktigt í einum landi at mann ikki innisteingirsi eg havi fiskað sild norðanfyri her hvart ár henesi sjey átta níggju aðrar nasiónur eru til staðar og eru tað nakrir trupulleikar á vegnum so erð a føroyskt skip brúkt til meklarar millum altso okur leggja langt frammanfyri tí er tað sum eg alla tíðina hvivil fast bæ langt frammanfyri við tí undirvísingarskipanin okur hava framman fyri øll lond sum rundan um okkum er so máma passa upá ikki at fara so langt

takk fyri frú forkvinna ja eg veit hvat hennik old vil vil eg eri púra samduvi honum í tí at tað tað at vit læra danskt í skúlanum ella danskt hava norðurlendsk mál ella skilja norðurlendsk mál thevhevur ein fyrimun eisini tí at vit skuldu samstarva norðurlond ímillum tí er tað týdningarmikið at vit at vit eisini hava tað við eg eg havi sjálv veri í íslandi og íslandarar teir brúka enskt stðnfyri norðurlendskt ella danskt tí teið læra fór illa ella for lítið á donskum og har meini eg at vit eiga at varðveita okkara norðurlendska við at kunna tosa norðurlendst millum okkum og har haldi íslendarar eru farnin skeivur við at læra for lítið av donskum ella norðrlendskum málum eg meini eg sjálvur at tað gøtdansk ella tað norðurlendska danska má kalla tað tað er sera týdningarmikið fyri at kunna samstarva ímillum norðralond og har eiga vit at kunna tosa okkara millum á norurlendskum málum

uppskot til samtyktar um miðvísar íløgur í átøk til at menna føroyska málið í einogtjúgundu øld løgtingið staðfestir at tørvur er á viðvísum átøkum og stórum íløgum til at menna føroyska málið stendur millum annað í uppskotinum uppskot gongur út upp á at løgtingið hoytir á landsstýrið at leggja fram eina skipaða ætlan fyri at menna føroyska málið á øllum mótum og leggja fram lógaruppskot og fígging ov og nella neyðuga fígging til at fremja hesi átøk og so hava tey so er tað talan um um seks ymisk átøk og tey standa eisini til ymisk tíðarskeið og tað skal verða galdandi tað legði so merki til tá ið eg frá sjeyogtjúgu til tretivu á ymiskum økjum og har hevði mann har eru nøkur føroysk kan velja sum brúkaramál á talgilda samskiftspallinum og tað er málið fram til vey túsun g sjeyogtjúgu at kvf sendir alt sjónvarp og talgilt tilfar á føroyskum ella føroyskum grundarlagi tað stendur eisini til sjeyogtjúgu at alt undirvísingartilfar fólkaskúlan og miðnám í seinast tretivu er drygdargott føroyskt tilfar í minsta lagi tvífalda oð útboðið á føroyskum barnaungdómstilfari fram t tvey túsun og tretivu í livandi myndum ljóði teksti og spølum at føroyskur tekstur er á útlendskum tilfari og tær stendur eisini tiltvey túsund og tretivu og so stendur nakað afturat her at stuðla til føroyska yrkis og fægri bókmentir eru minst fimm faldað innan tvey túsund og tretivu so tað ernrættiliga stór øking og so stendur aftlesliga havar umpskotstillarin sagt at tað kemur at kosta um fýrs til hundrað milliónir fram til vey túsund og tretivu tað vil siga eini fimtan milliónir um árið og til dømis hevur nám upplýst at tað kann kosta eini hálvtrýss milliónir at fáa undirvísingartilfar á føroyskum fram tvey túsund og tretivu tað vil siga at nám skuldi havt eini sjey milliónir eyka fígging per ár fram tvey túsund og tretivu vis seg vissi teir skuldu klára havt havt alt undirvísingartilfar á føroyskum eg haldi at málið er áhugavert í sær sjálvum upp á tann máta at føroyskt er týdningarmikið og tað er nógv sum men eg haldi eitt sindur av tí sum henniold var inni á at vit skulu ikki stara okkum blind og og líka sum lukka okkum inni í tí føroyska málinum soleiðis at at horsonturin blívur blívur forsmalur vit hava vit hava í útnorðráðnum har høgni hoydal ofta og er ein partur av har høvdu vit nemliga eina temaráðstevnu sum var um mál og málbrúk og tað vísti seg at tað eru sera nógvar ymiskar avbjóðingar tá vit koma til tey smáu samfeløguni um at varðveita sítt mál og sítt málbrúk hvussu skjótt tum mál kann hvørva um vit ikki halda fast í máli tað tað bleiv øgiliga væl lýst á tí ráðstevnuni og sjálvandi men tað er eisini týdningarmikið at vit eisini halda fast við onnur norðurlendsk mál soleiðis at vit ikki koma at missa burtur at kunna samskifta við aðrar nattiónir tí har haldi at vit eru framúr í føroyum at klára okkum væl nógvastaðni við okkara málbrúk tí nógv er farin tað r øilia nógv málbrúk sum eg fari yvir til eingilst og har haldi eg sjálv at ísland er eitt sera gott dømi um tað og í tíeg legði merki til at tí ráðstevnuni sum eg serliga hugsaði um har vísti tað seg at tað vóru nakrir serfrøðingar sum høvdu nakrar

høvdu nakrar framløgur kaman siga á tí ráðstevnuni og tað eina var um umí íslandi í sambandi við barnagarði og og har hevði mann avbjóðingar málsliga í vøkkustovum og tá fer mann at hugsa lítið sindur um tí mann tosaði rælja nógv um skermbrúk tá haldi eg tá mann fyri nær vøkkustovur tá er tað meira trupult vit tá vaksnu enn við børnunum tað haldi eg tað haldi eg segði mær nokk so alvorligt hvar seta vit inn tá mann beginnur at myndir av lítlum børnum sum sótu barnavognum við við einum eipæddi fyri at fáa tey at sovna tá haldi at tey vaksnu mugu taka eitt sindur um meir fatt upp á seg sjálvan og og vilja málunum væl tí tað tað vísti seg at tá ið tað bleivu lísind størri so so so fækkaðust tey føroysku ella har í tí førunum var tað tey einsku orðini og tey fækkaðust tí at tað vóru farin so nógvur enskt at at tveir íslendskur altso ungdómar í íslandi tosa eingin saman og tí tí kann mann eisini er ein balantsigongd í øllum hesum her nú høvdu vití útnorðráðnum eina ráðstevnu í januarmánað á netinum og tað var var skipað frá íslandi av og meir enn helvtina av fyrilestrini vóru enskum sjálvt um mann hevur viðtikið í útnorráðnum at mann skal brúka norðurlendsk mál so trupult er tað blivið har at finna fólk at halda fyrilestur sum megna at halda fyrilestur á norðurlendskum máli eg haldi sjálv at hetta bar eitt sorin lítil vinkul inn til at har at nú sá eg í í pertalinum í síðstu viku at tað var eittsum eitur sprovklár í danmark er tað ein av av ein persóni frá mínum egna heimbýi sum hevur umsett tvær bøkur sum koma út í føroyum fyrsta apríl og tað eigur at stuðla málsliga menning hjá børnunum og og onnur bókin er frá eitt til trý ár og hin er frá trý til seks ár og hon er og tær eru meintar til at líkasum at vegleiða foreldur hvussu týdningarmikið tað er at halda fast upp á nøkur ting soleiðis at at børnini hava eitt orðforráð tá tey blíva lísind størri ella koma í skúla nú eri eg sjálv í sosialu nevnd í í kommununi so eg havi nógv samskifti við barnagarðir og hvar mann tosar umum ymiskt og har vísir tað seg at tað er ikki bara ikki bara har sum eg komi frá men men aðrastaðni eisini at tað er blivin eitt størri og størri avbjóðing við orðforráð og tá mann so spyr um hví og hvat men tað vís tað seg at tað er ikki bara tí at tað eru børn sum eru flutt til landið aðrastaðni frá ella hava kanska annað foreldri sum ikki hevur av føroyskum uppruna men tað er enntá børn frá føroyum sum slett ikki hava tað tilknýtið men men tey brúka so nógv ymiskar samskipismiðlar ella brúka so nógv mál annað mál enn enn tað føroyska at orðfarráðið tað er er faktisk ikki for gott tá tey so koma bæði tá tey koma upp í í forskúlan ella ella ikki ikki frítíðarskúlan og hvar tey so skulu tað síðsta árið áðrenn tey fara í fyrsta tað vísa seg at tey hava avbjóðingar við at tey hava trupult viri at nýta øll orðini sum tey skulu tí tað hava verið so nógv inni á útlendskum ella brúkt útlendsk samskipi so tað er púra sikkurt at at hetta her nú er áhugavert at síggja í í akkurát um hett her málið varður samtykt tað tað er so tað sum mann eg ætli mær líka at finna útav tá ið vit eru nevndini at vita og tað er altso altíð gott at taka uppskot til samtyktar upp tí mann fær eina debatt um evnið um mann fær tikist upp í nevnd um mann fær tikið partar inn og fær greiðið á hvussu er tað statt í dag bæði við sum við hesim her sum sum verður bæði inni á kvf hvar eru við stødd udag við við umsetingum og inni á fartelefonina so vorðið hvar liggur málið í dag tí at tað eru heilt sikkurt nógv ting sum eru gjørd og skal mann gera so nógv sum stendur her so er tað sjálvfylgiligt ein ein fíggjarligi spurningur eisini um um mann nær tað og hvussu leingi langa tíð tað skal taka og hvussu stóðr og skal mann so at prioritera hvat skal mann so taka fyrst men tað er tað sum mann hevur nevndar nevndar viðgerð til men altíð alt so so er evnið evnið haldi eg øgiliga gott at at fáa fram og og tosa um tí atað er einki at snakka um tað at tað skal ikki so øgiliga mann sigur kraftinfyri yvir generatiónir visti mann til at missa ein partur av sínum máli men so er tað hinvegin aftur mann kann eisini ansa eftir at mann ikki missir eitt annað norðurneysmál man pri arpriaritera soleis sum ísland hevur gjørt tí so blívur mann kanska avbjóðingin at samskifta úti eftir og vit liva íinakrir globalari verð kann mann siga okkara ungdómur fer mann sigur allastaðni og tí tí er tað týdningarmikið at at mann eisini varðveitir ta balansina so so tað er stuttum tað sum er um málið og skal geva teg eina góða viðgerð í mentanarnevndini takk fyri
takk høgni hoydal eina
vimerkinfrú forkvinna edvar jacobsen var inni á nógvum áhugaverdum viðurskiftum og eg eri samdur við tí at hetta hetta yvirhøvur við við málsligum førleika til at til at nýta sum móðurmál til at duga onnur mál er metla týdningarmikið og har haldi eg sjálvur at tað syrtja móðurmálið er likilt til tað tað haldi eg sil hava sæð við at jújú bettú dugir tí móðurmál jú betur lærir tú eisini onnur mál og har eru føroyingar ella hava verið rímiliga væl fyri tó at eg eri eitt sindur óttafundur um at at at að at mann ikki hevur týskt og og franskt og el mann hevur nøkur mann hevur nøkur fremmandamál við t kanska eru blívin meira avmarkaður í síðstu síðstu ættarliðini men hetta við teimum ungu ella børnunum altso altso eg havi tvær tvær lítlar abbadøtur sum áðrenn taið vóru hálvt ára gamlar dugdu at flyta á einum skermi so tað er eingin ivi um tað at tað tað kemur at hava so stóra ávirkan og hevur longu nú tað á á á børn og og ung at at tað er har vit mugu seta inn hundrað prosent tað er í tí talgilda tilfarinum tí te tey komu ísamband við tað
takk edvar jacobsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna taðasum eg tosaði um hetta her høgna hoydal tá mann fer at prioritera so er hattar nemiliga ein prioritering sum eigur at ligja ovaliga tá ið tú hevur fitta filmar á at tað er at tey tosa føroyskt eg haldi sjálvur at tað verðu nokk so nógv gjørt av tí í kvf mann sær onkuntíð teirra sendingar sum eg havi sæð onkuntíð klokkan seks dagin ella sunnumorgnar at tá hava tey føroyska talu til og tí at t tú forbindur orðini við ta myndina sum tú sært tað gert tú tú settað saman og vissi tað orðið er enskt og tú so sært ta tilsvarandi myndina onkra aðrastaðni jamen so brúkar tú tað enska orð so tað er øgiliga skjótt at at tí tí myndatalið er tað sum er sterkast og tey orðini sum so er til eru tey í enskum je so blíva tey so blíva tey framvegis í enskum so so altíð t er tað øllum førum framtíðin sum vit nokk ikki fáa steðgað inni her takk fyri frú forkvinna
tænast tað røða verður høgni í hoydal ger so væl
frú forkvinna hetta uppskotið sumtjóðveldið hevur lagt fram er eisini eitt úrslit av skulu vit rópa tað av av samvitskubiti tí eg haldi at vit sum flokkur og tað hugsa eg ter flestu flokkar her á tingi kundu skriva undir uppá hava nýtt alt ov lítla orku í langa langa tíð til at viðgera føroyska málmenning ella mentanarpolitikk sum heild hevur eitt eitt eitt stórt og samansett øki sum gera okkum til tey fókini vit eru og tískil havi so lagt heitta her uppskotið fram sum í stuttum snýr seg um eins og roynt var at gera tá ið terbar jacobsen tingmaður í tjóðveldið fyri fyri í tvey túsund og sjey legði uppskot fram ella seks um at fáa sett eina eina ætlan fyri føroyska málmenning tað gav so eitt úrslit men tilmælini í tí álitinum sum æt føroyskt málmørk sum tá varð gjørt tey eru als ikki fylgd hóast har varð sett øgiliga ítøkiliga fram hvat ið gerast kundi ffrágeragott arbeiði og eisini hvussu mann kundi seta tað í verk við ávísari fígging yvir eitt áramál og tísnýr hetta uppskotið seg um at at løgtingið staðfestir tørvin og so er nevnd í uppskotinum eisini fyri at mentanarnevndin løgtingið kann kann viðgera nøkur ítøkilig uppskot tí hetta heta hetta er jú eitt tað at menna føroyskt mál og mentan er jú øgiliga breitt vit hava so nevnt seks serlig átøk burturúr sum vit sum sum vit hildu halda mann kann seta áramál á altso hetta við at kunna velja føroykt sum brúkaramál á øllum teimum týdningarmestu talgildu samskiftismiðlunum tøknini at tað skal kunna gerast áðrenn tvey túsund og sjeyogtjúgu altsovit hava roknað við einum við einum fimm ára skeiði fýra fimm ára skeiðið h tann gamla ringa samvitskan um at kringvarp føroya tso sjónvarpsparturin ikki sendir alt á føroyskum er er er nakað sum vit øll avtíð hava skommað av á tingi øhtí tað hevr verið umrøtt í í nógv harrans ára og tað er framvegis ikki so altso antin føroyskt tilfar ella føroyska tilfar antan við talu ella teksti ella ella sum hevur verið ígjøgnum eina eina viðgerð í mun til mun til okkara samfelag har kann mann sjálvandi siga tað at norðurlendsk tilfar nýtist ikki altíð at týðast tað ein ta e ein dygd at vit eisini duga á norðurlendskt íígjøgnum milarnar øh og so er tað jávandi undirvísingartilfarið og tað var nokk tað sum heldir til at vit skriva hetta uppskotið vit vit høvdu eina fyrispurning um hvussu hvussu er støðan og tað var serliga á miðnámsøkinum við føroyskum undirvísingartilfari og spurdi okkum fyri ogfingu ta metingina av til tess at fáa framleiðt dygdargott undirvísingartilfar á øllum miðnámsskúlaøkinum beini johannesen nevndi eisini yrkisútbúgvingar sum sum sum sjúkrarøktarfrøðingar heilsurøkt og og námsfrøðingar og tílíkt so metta tey at tað fór at kosta um tað skulu gera tað í einum hálvtrýss milliónir mentag vr eitt ára mál er tað jú ikki so øgliga nógvur til at røkka tí málinum sum hevur stóran týdning og so er tað øll framleiðslan av føroyskum barnaungdatilfari í miðlunum ikki minstu teimum talgildu miðlunum har vit skjóta upp at tað eigar eigur málið eigu at vera tvífaldað tað útboðið á hvørjum ári fram til tvey túsund og tretivu er tað óreðalistiskt nei tað er tað ikki við so spyr tey fólkini sum longu hava gjørt eitt so stórt undangonguarbeiði við hesum bæði í í kringvarpinum bókadalførara lærarafelags nám onnur privat sum leggja ymiskt inna juthúpe tað ber til og tað tilfarið sum eg rokni við tingfólk við tað sum er framleitt um um man bara fera út á at vitja bókadalfra a lærarafelags til at fera á bókasavnini og eisini fer inn á kvf u tað sum eitur wit til til til til børn og ung so er tað eina standandi dygdargott tilfar sum har liggur og júst nú hava so eisini fingið eina heilt nýggja røð um ja sum eitur seks spurninur um at vera menniskja tað er tavilsi a tað ber væl til at gera tá tað krevur eina ávísa fígging og er tað nógvir pengar mar tað eru ikki nógvir pengar í mun til hvat vit annars nýta á fíggjarlógini til til til alt annað í samfelagnum sum vit halda at tað er púra realistiskt um mann fekk semjuna um at gera tað og eg vóni at at mentanarnevndin kann taka nakar tættur t t tí hest ikkivirsta allir tættirir vit hava nevnt her eru teir teir einastu als ikki

hav vit eisini nevnt hetta við sum nú nú veit eg at summi hava sína ampa av av av íslendska málpolitikkinum eg haldi ísland hevur met mentn sítt mál við einm øgiliga dryggummálpolitikki at tey so hava minst mist norðurlendsk mál erer ikki orsakað av tíð tað er orsakað av heilt øðrum søguligum fortreytum serliga tignýti til til usa sum ísland hevur havt søguliga øh men hetta bara við at kunna velja føroyskt mál á talgildum stroymingartænastun sum jú verður eitt tað mestnýtta taðer tað longu nú hjá m hjá stórum parti av avav yngri og tilkomnum ættarliðunum hhar kanst tú velja á øgiga nógvum tænastum ein ørgrydn av heimsmálunum íslendst kanst tú velja tú kanst velja eisini smærri mál og tað ræðust so sjávandi um at gera avtalu við ta streymingartænastna um at onkur ger ta tekstingina og fær ta innsumartilboð tað verður alneyðugt og so havi eg sjálvandi nevnt tann tann størra spurningin um stuðulin til føroyskar yrkirs og fagrar bókmentir og aðrar list og mentan á føroyskum máli átti í minsta lagi a verið fimmfaldaður fram til tvey túsund og tretivu so hetta er tað ítøkiliga vit hava nevnt sum kundi verið tættir í einari ætlan sum eisini fekk lagt fram neyðuga fígging og gjørt tú ta yvir at áramálið su hyggur frá núfram til tvey túsund og tretivu so er tað avgjørt eftir okkara tykki gjørligt at gera og frú forkvinna vit hava skrivað nakar nakrar rímiliga tryggar viðmerkingar um hvussu vit síggja gongdina í føroysku málmenningini og ikki minst um tað bragdi at tað hevur eydnast støðugt at nútímas gera og menna tað føroyska málið til at kunna nýtast í øllum lívsins viðurskiftum tað var tað sum var var málið og stríðið hjá tjóðskaparrørsluni sum eingin hevði trúðvað gjørligt so tað er ett dagligt bragd at tað eydnaðist altso bæði bara at fáa tað inn í bókmentir bløð ja inni á ting tað er ikkistutu si at vit tosað danskt her á tingi at mann kundi fáa føroyskt undirvísdartilfar alt tað sum mann vann er tó so at vit enn ikki hava vunnið føroyska málini o sessa á øllum rókum it hava nevnt nøkur her altso ítá tá ið tá ið nútímans fjøltøkni komu fram vit hava ongantíð havt tað á føroyskum vit hava ongantíð havt føroyskt sjónvarps fult út vit hav ongantíð havt fult út føroyskt undirvísingartilfar sum vit hava longu á fleiri økjum ikki havt okkara mál taka vit samanberi við okara norðurlendsku grannar so hava tey í stóran mun havt tað men kenna nú ein økismiss tí at enskt troka seg inn serligu hægri lesnainn á alt talgilt samskifti

og tílíkt a men vit hava bæði nú tann økismissin sum kemur av tí men hava heldur ongantíð vunnið føroyska málinum g sessa á øllum rókum sum var málið hóast at einastandandi arbeiði gjørt og vit vilja heldur ikki tjóðveldi mála mála eina ov dapramynd tí tað verður gjørt so einastandandi nógv fyri at menna føroyska málið men eg fari at loyva tingini loyra mær at minna tingið á at sambært unesku altso mentanarstovninum hjá st so eru í dag umleið seks túsund mál í heiminum av teimum eru tvey túsund og fimm hundrað mett at vera hótt tvey hundrað mál eru farin bara seinastu fjøruti árini og tað er serliga tí tað ikki eydnaðist at fáa til eitt skriftmál ikki at fáa t nútímast mál men men mann royndi kanska at sum sum ein partur av tjóðskaparrørsluni eg kann gott siga tað sambandsrár han segði vit skuldu bara konservera ella ella goyma tað føroyska málið í tí gamla meðan ikki brúka tað lið nýggja og tað hava øgiliga nógv mál mist so fótafestið av at tað ikki hev støðugt hava nú tímans gjørt seg vit kunn bara nevna um okkara leiðir tey keltisku málini nádn og mans sum fóru burtur yvir ett ættarlið ella tvey galið slivir enn í summum pørtum sum annars var í í í í orknoyggjunum og í og í skotlandi ursskoskalist liðugir enn ænir men tað er ikki eitt eitt eitt eitt fult fullfíggjarmál allastaðni so vit skuldu ikki langt fyri at síggja tað at tað skal ølga lítið til áðrenn tú missir áðrnn áðrenn málið kann kann missast uttan at mála nakrar ræðumynd fram og unesku metur altso frú forkvinna at v av hesum sekstúsum málinum har á tvey túsund og fimm hundrað eru hótt í dag summi eru heilt smá altso við at tosað uvð le fáum fólkum vit eru eisini øiliga lítið mál í heimshøpu har roknar onesku við sambart einari granskingarætlan sum sum eørgrynna av málfrøðingum hava hava gjørt at bara tíggju prosent av teimum seks túsum málunum verða til um hundrað ár tavil siga av seks túsund vera bara seks hundrað mál til og ætla at vit at føroyska vera tað teimum ja sjálvandi ætla vit tað men so krevur tað eisini at vit gera nakað við tað tí at tað sum henda kanningin já onelsku eisini vísir hon er sera áhugaverd øog eg kann geva fólki leingi til til kanningina um tey vilja hon vísir tað at tað er bara har altso nærum bara í teimum samfeløgnum sum hava megnað eisini at havt ræði á sínum egnu politiskum stovnum síni egnu búskapargongd og sínum egna mentanarpolitikki og sínum egna vinnupolitikki at málini eisini hava megnað at endurnýggja seg og yvirliva meðan har sum vit kundubara taka hetland sum dømi har sum tey mistu alt sugt sjálvræði altso tey hava ongan politskan stovn uttan at slag av einum kavnsølag eni kommunustýri tey høvdu ikki ræð á sínum skúlum tey fingu ikki ræði av sínum vinnulívi ikki á sínum landbúnaði har fingu t heldurikki gjørt nakað fyri at gera málið om málið var var var burtur eftir eina eftir ett ættarliði so at siga og eisini ur man ikki fekk støðugt framleitt nútímast tilfar altso list bókmentir so so tað er tað er tað er ógvuliga eyðsýnt og so vísir henna kanningin eisini eitt afturat so skal eg vera liðugur frú forkvinna eg kann tosa leingi um ata her hon vísir eisini tað at búskaparvøkstur ella har ið har er búskaparvøkstur í ávísum londum har mann knappi at siga fínt her gongur fínt og og mann kemur inn undir eit annað land og búskapurin bara líkasum tekur yvir tey londini hava eisini mist tíverri síni mál so so tað er nógv at taka støðu til í føroyum hava tað øgiliga gott at byggja á men vit mugu gera átøk fyri at tann nútímans tøknin har samskifti fer fram í dag eisini fer fram á føroyskum og á vis støðugt nútímas ger okkum fyri at menna tað føroyska málið hvønn eviliga einasta dag takk fyri frú forkvina
jóhanus joensen ein viðmerking hjá sværum
takk fyri frú forkvina ja nú hevur røðarin verið í politikkin nokk so langa tíð eg hugsaði bara og heta er ikki nakur ábreitslatí yvirhøvur men men hevur mann nakrantíð ella hevur tað verið frammi at gjørt onkrar semjur tvørtur um floksmørk um hvussu mann vil raðfesta eitta øki tí eg hugsi oftani tað blívur sporatiskt og ofta er tað tosað og tað hendir ikki meir enn tað takk fyri
ger so væl
eg haldi at eg noyðist at svara at at taðher verui roynt at gjørt nakrar semjur við líknandi uppskotum sum hetta og okkurt landsstýrisfólk hevur roynt tað eisini ta var jakossen tað er nógv ár síðani t hava landssýrsmaður í mentamálinum roynd at gera tað men hann gjørdi so tað øh og tað signair brúnnigjørdu undan hondum eisini tað sum tað var ringt at fáa semjur um at seta pengar av men teir fingu so innanfyri sítt øki sett pengar av bara at taka eitt dømi tá ið mann sjeyfaldaði játtanina til orðabókagerð og tað var ikkivi at politikarar taka av ein av tí tí at sprotin og alr hesm ennar orðabøkur hava sjálvur gjørt tað men tá knappliga eydnaðist tað at fáa teir orðabøkurnar í úr føroyskt mál og íí úr heimsmálini á føroyskum so so so har altso eg haldi ntanmentanarjáttanin varð hækkað tey árini má tvífaldað og tað gav ein ófatiliga mun eisini mentanargrunnurin og alt tað og so at steðga tað upp men tað ger hann s øgiliga mun at seta upphæddirnar av so so eg trúgvi tað fyrsta manna heðiv kundu v semsta um tað varð vilja brúka pengar upp á tað fínt og so kundi man fingið semjun um hvussu skuldu vit so raðfesta tær pengarnar sog tað ger ein einastandandi mun tað er eingin ivið um tað
destember ger so væl takk fyri
r forkvinna ja eg haldi okur hava stóran tørv á at hava eina miðvísa ætlan við átøkum fyri hvussu okur menna málið og her er so lýst ein røð av tiltøkum mann kann gera og serliga heftaher við við føroyskum undirvísingartilfari haldi eg hevur so heilt ótrúliga stóran týdning mann særhvussur í fólkaskúlanum har r nakað av tilfari og faktiskt heilt nógv men tá tað kemur upt til miðnám sum beginar tað blíva trupult við undirvísingartilfari og eisini tá tað kemur til tey sum hava trupult við at lesa altso um tað er orðblindini ella um tað eru lesi fólk sum er lesiveik at har mangla virkliga tilfar og tað ber til altso alt heta her við við hesu nýggja nýggju tøknini við osierskanningum og øðrum ber tað til at hava atkomið til alt tilfar til øll so tað átti sjálvandi eisini má sjálvandi eisini vera ein púra natúrligur partur í hesun her soleis at málið er nakað sum okur øll eiga í felag
akkøkn í hoydal ger so væl
eg eri fegin um at siður seber nevnir hetta tí at tann nýggja tøknin skapar øgiliga málsligar avbjóðingar ikki bara hjá føroyingum men hjá hjá sær øgiliga nógvum tjóðum men honnýggja tøknin hevur eisini tann møguleikan fyri at tað verður at tað átti at verið lættari at skapa atkatkomið hjá hjá lesiveikum og og sjónveikum og øðrum tílíkum til dygdargotttilfar á føroyskum eisini og tað skulu vit sjálvandi hava hava sum ein ein óloysiligan part av teimum átøkunum ið gjørdu verða men hetta vísir eisini tað haldi s sm sum eg haldi at hetta er ikki sum tá ið tá ið tá ið tey fyrstu fóru undir at stríðast fyri at fyri at menna føroyska málið altso vit hava vit hava nakrar stovnar og nøkur fólk sum longu hava prógvað at fáa tey fáa tey umstøður og stundir og eitt sindur av peningi so kemur so øgili nógv burturúr tað va bar barnútvarpi tað va tað sum verður gjørt framleitt av føroyskum teknirøðum og føroyska teknirøðum tak tað sum verður gjørt við við tløsesi til til altso vvit hava stovnum ta bókadals fara at lærafelagsi so tey fingu eina játtan upp á tvær milliónir so lovið tykum fyri at tey høvdu framleitt føroyskt føroyskt bannan svit fórat kanska at spøla føroyskum eina fyrði heilt stutta tíð so vit hava bygnaðin vit hava fólk sum kunna tað tey teimum tørvar bara at fáa eisini politiskt og merksemi og politiska stuðul til sítt arbeiðitakkfyri
a tann næsta røða er biljus tinussen ger so væl
takk fyri frú forkvina eitt sera áhugavert og viðkomandi uppskot frá tjóðveldi og høgna hoydal og eg má siga at eg eri púra samdur við høgna hoydal at tað er neyðugt at seta átøk í verk fyri at verja og var um føroyska málið atso mítt eitt ítøkiligt dømi tað er at hvussu skjótt ónollir vinna á góðum máli eitt orð sum meir og meir verður brúkt eg hoyrdi tað fyrstu ferð bara fyri kanska tveimum trimum árum síðani visti scametarætt tað er tú orð hvørgan altso hvørgan av liðunum skoraði fyrra hálvleiki hoyrir hoyrir mann javnan í dag sjálvt um vit hava eitt heilt kyn sum eitur hvørki kyn so duga fólk summi fólk ikki at siga hvørki av liðinum altso vit hava kallkyn og hvert hvennkyn nøkur halda vit hava eitt hvørgann kyn so undarligt sum tað er blivið við bara tí at onkur er byrjaður at siga eitt skeivt orð so vindu tað upp á seg og áðrenn tú vetst av so tosar annað hvør skeivt og tí er tað so øgiliga týdningarmikið at vit halda fast um at hava eina góða málundirvísing í okkara skúlum o at hava góðan málburð í øllum almennum miðlum og manna millum tí annars fer fær fær málið beinanvegin út av lagi og og fólk biginna enntá at diskutera jamen altso eg tosa sum eg og eg vil tú skal ikkibestemma hvussu eg tosi men vit hava brúk fyri autoritetin eisini tá ið vit tosa um mál tí tí mál er ikki nakað sum ein og hvør hevur hevur myndugleika til bara at gera sjálvur so kunnu jú gloyma alt um málundirvísing og mállæru og so víðari tí haldi at vit hava tørv á at so ella so at athera tann almenna málpolitikkin fyri at halda fast um gott føroyskt mál og tí eri eg fegin um eg taki fult og heilt undir við við teimum tankunum sum liggja í hesum uppskotunum og her eru fleiri átøk sum uppskotsetarin setir fram og millum annað so verður víst á at mann skal økja um játtanina til til málundirvísing og mann skal økja um játtanina til almennar miðlar og at mann á øllum mótum skal vera við til at stuðla vit hava í hesari samgonguni gjørt okkurt vit hava millum annað sett seks hundrað túsund krónur av á kontuðini fyri orðabókagerð tann kontíðin var í tvey túsund og átjan niðri á sjey hundrað og hálvtrýss túsund sum fór hon upp á eina millión nú eru hon uppi á einari komma seks millión tí vit hava sett seks hundrað túsund krónur av til tað sum eitur googl transleyt altso til orðabókagerð hvar tvey hundrað túsund setningar verða settir inn í hesa skipanina við googul transleyt soleiðisnar at fólk sum hava hug til at læra seg føroyskt tann vegin eisini kunnu fáa fatur í føroyskum tað haldi eg er ógvuliga gott og tað er ógvuliga viðkomandi nú ið føroyar blíva meiri og meiri altjóða gjørdar tað eru fleiri fleiri við fremmandartungu sum flyta til føroyar og tað kann vera eitt sera hent amboð hjá teimum eisini at fáa fatur í tí føroyska og eg haldi at serliga almennir almennir miðlar serliga kringvarpið hevur ein øgiliga øgiliga stóran týdning í hesum at halda øeinum góðum føroyskum máli og og vistu vit bara hugsa eitt sindur aftur í tíðina so er tað einstakir slógarar sum hava hava givið okkum føroyskt mál vistu vit taka føroyska ítróttarmálið eg trúgvi føroyska ítróttarmálið má vera eitt tað vakrasta óprýðiligasta yvirhøvur altso vit hava vit hava ítróttarmál til flott føroyskt ítróttarmál til til kappróður til fótbólt til hondbólt til allar hesar her matuítróttagreinarnar og eg trúgvi tað er trupult at finna eitt eitt annað mál sum hevur so flott heitir sum vit hava til okkara og tað er nakrir nakrir einstakir slógarar ikki minst tað byrjaði við nielsuy ol arge og og síðani jógvan argy og magni argy og síðani sunu merkisheim sm evur tikið yvir og so víðari og tað er heilt einastandandi at tað ber til hjá einstøkum persónum at byggja eitt heilt føroyskt mál rundan um eina ávísan sektor sum teir hava gjørt og tað vísir eisini hvussu skjótt tú kanst koma á eina góða slóg samstundis sum tað dømi sum eg byrjaði við vísi hvussu skjótt tað er at fara av kós og tá ið vit so tosa um skúlarnar og serliga miðnám so er miðnám so er miðnám iðkunnu vit siga í í vánaligari støðum tað er so at siga einki undirvísingartilfar á á miðnámi í føroyskum og tað eigur at vera okkara næsta stóra átaksøki tað er miðnám soleiðis at vit fáa gjørt undirvísingartilfar á føroyskum til miðnám sum er viðkomandi eisini altso føroyskttilfar sum sum næmingarnir kenna seg afturí og sum kannsetast inn í ein føroyskan samanhang tað hevur tað er jú ikki bara málið men eisini tann samanhangurin sum tað verður viðgjørt í sum hevur týdning soleiðis at mann eisini lærir at hugsa í føroyskum máli á teimum ymí teimum ymsu lærugreinunum tað hevur sanniliga eisini stóran týdning og so haldi eg eisini at læraraskúlin ttað er bara mín fatan at hann er viknaður í til ein ávísan part tá ið vit tosa um føroyskt mál og at krøv til lærarar er ikki so altso tá tað lærarar í øðrum lærugreinum enn føroyskt so eru krøvini faktisk ikki so ógvuliga strang eg haldi at ein og hvør lærari óansæð um mann undirvísir í rokning ella landafrøði ella lívfrøði ella hvat er eigur at føroyskt eigur at tá ið hann skrivar upp á talvuna at hann skrivar uttan at skriva graverandi stavvillur og kann eisini verða vegleiðandi um tað skal vera neyðugt í føroyskum tí tað er tað er so grundleggjandi men har havi eg inntrykkað av at mann ikki hevur ein greiðan politikk í hvussu ferð frá læruskúlanum vónandi gevi eg

geri eg teimum ikki órætt men tað er tað er tað er mín fatan so at eg haldi at vit eiga at vit eiga at styrkja tann partin og vit vita hvønn týdning altso eg trúgvi at tað at bíbligan koma út í nítjand níggjuogfjøruti á føroyskum tað eru vit í kortsaðan farin forbí í nítjanda mars vóru trýoghálvfjerðs ár síðani vit føroyingar høvdu alla bíbuna bíbluna týdda á føroyskum og eg trúgvi at tað hevur havt ein so heilt ófatiliga avgerandi týdning fyri at føroyingar duga so væl føroskt sum vit duga aftaná kríggið og fram til okkara dagar tí at vit vóru jú ómetaliga illa fyri frammanundan altso vit hava øll havt ommur og abbar sum ikki hava lært ja nú nú hugsi ikki um tey allar yngstu her í tinginum men tey sum eru á mínum aldri hava havt ommur abbar sum ikki hava havt føroyskt sum undirvísingargreinir í í skúlanum og og bara at hugsa um hvussu hvussu væl ment føroyska málið er í dag í mun til tá at tað tað hava verið greiðar ætlanir um at halda fast um føroyskt og menna føroyskt men í dag haldi eg føroyskt hevur nakrar avbjóðingar sum vit ikki hava havt áður og tað er øll allur miðlaheimurin hvar ið tú frá fyrsta degi tá ið tú ert føddur so so hevur tú atgongd til onnur mál alla somlu tíðina og tí hevur tað stóran týdning eisini at vit stuðul upp undir at menna tilfar serliga tilfarið til børn av øllum møguligum slag soleiðisnr sum høgni hoydal nevnir í hesum her uppskotinum so eg eri fegin um hesa ætlanina og eri fegin um at tað verður mælt til at mann ger eina eina ætlan fyri hvussu vit hvussu vit styrkja føroyskt mál í øllum føroyska

nendi ein kringvarpið sum ein sera týðandi miðil í mun til føroyska málið og har hugsi eg at so má mann tryggja sær at mann styrkir kringvarpið og og ikki niðurlaga tað men men roynir at uppraðfesta kringvarpið og tær lságsskyldur sum kringvarpið hevur í samfelagnum og eisini et her við at styrkja læraraskúlan í tá mann hugsar um at at hvussustóran týdning læraraskúlin hevur í øllum hesum samanhanginum og so eisini tað at fáa styrkt miðnán og undska tilfarið har sera stóra týdningakkfyri

jhannes joensen kringvarpið og policsáttmálarnar og tað ber saktans til eisini í popliksorvysáttmálani at seta treytir til tey sum sum bjóða seg fram attað er gott føroyskt mál og føroyskt mál sum sum gongur undan og eg kann við til at menna og og styrkja og og og vera fyrimynd so tað er rógvuliga skilagott og ja og so aftur hetta her við miðnám tað er sum eg havi skilt so er er er okkara støðu ógvuliga veik á tí økinum og tí eiga vit ongantíð for skjótt at fara undir at leggja eina ætlan fyri hvussu vit fáa at fáa føroysk undirvísingartilfarið í miðnámi eg síggi her at tað verð mett at tað kostar hálvtrýss milliónir og tað kann gerast eftir yyvir nøkur ár tú fært jú helt ikki gjørt alt báum gang men at mann leggur eina ætlan fyri hvussu kann gerast yvir nøkur ár tað trúgvi eg at tað eigur at bera til at fáa eina eina breiða politiska kós um tað
so er tað hægni hoydal ger so væl
bilistinussen av mer nøkur sera týðandi viðurskiftir í píputýðingini at hugsa tykkum tað bragd tað var bæði hjá hjá vitodanisnum hjá jokodaluteimum at gera tað og og eg eg haldi eg haldi atað er slík brøgd vit hava vit hava tørv á aftur fyri at vinna føroyska málinum sess á teimum nútímansmiðlunum belistinusin nevndi eisini undangongufólki tey eru mong og tey eru táy eg eru framvegis tíbetur hí ítróttamáli fari eg at nevna orna dahl sum skrivaðu ítrótt og og gjørdu nakað av teimum hugtøkunum sum slekkikt vóru frammanundan til ítróttamál sum seinni eisini vórðu ligt fram í í í kringvarpinum títí so tað er so tað hevur ómetaligan týdning og týdningarmest er sum bilistinus segði at vit eisini sjálvi eru fyrimyndir tí vit tosau tí tað fer so eøliga skótt á lagi eg eg ilski ar hetta orðið í hvørs fall hvar kom tað frá eg haldi tað oma in frá hesir tingsalini her og spæeiddu seg út í samfelagið íhvørsfall hví r ikki hvørjumfall altso tað r tað er púra burturvið tað eitri hvussu ser elta undir øllu umstøðum

takk fyri ja sjálvandi tá i man nevnir onkur nøvn so skuldu skuldu onnur eisini verið í nevnd og sjálvandi er orndal ein av teimum stóru slógarunum og nógv onnur og eg haldi eisini vit hava kringvarpið nú farið í holt við at hava ein mál toyg og alt alt rti til ta sendingina sum bæði er áhugaverd og sera sera upplýsandi og gevið góða vegleiðing til tey sum ivast so tað er frálíkt at vit hava tað ja takk fyri formaður
ja tað næstrøðari er bjarni kárasun petersen ger so væl
takk fyri harra formaður vit viðgera eitt uppskot til samtyktar frá høgna hoydal vegna tjóðveldi sum er eitt uppskot til samtyktar um miðvísar íløgur og átøk til at menna føroyska málið í einogtjúgundu øld øh tað er nú einaferð soleiðis ati føroyskt mál hevur eitt sindur undarliga hevur eina rættiliga undarliga lægnu á tí eini síðuna kundi kunda verið nærliggjandi at hugsað at tað er hendan her humlan sum flýgur hóast hon ikki sburdi men tá haldi eg mann gloymir hvussu nógv arbeiði og hvussu nógv oddafólk hava verið til at syrgkja fyri at føroyskt mál hevur vunnið frama í føroyum og at tað hevur verið tað málið sum vit hava brúkt dagligt og eisini hava brúkt fyrisitingarliga undir almennum stovnum í skúlanum í kirkjuni og soeis kunnu hildið áfram og sjálvandi kanska serliga nú tá ið vit eru spakuliga á veg innnýta talgilda heimin so hava vit eisini tørv á at tað føroyska málið fylgir við á tí sporunum her verða nøkurher verða nøkur átøk nevnd av uppskotsetaranum millum annað t føroyskt kann velja sum brúkaramál á øllum týdningarmestu talgildu samskiftismiðlunum og tøknini innan tjúgu sjeyogtjúgu tað er sjávandi eitt sindur ringt ati at fáa tað gjørt allastaðni kanska serliga innan fyri tað talgilda mann kann í øllum førum gera tað at mann tryggjar at í øllum førum tey almennu tilboðini sum eru so framvegis at tey eru á føroyskum øh og tað haldi eg mann mann ger í dag og tað er gott øh og so er tað sjálvandi hetta her við undirvísingartilfar á at altso bæði fólkaskúla miðnámsskúla hægri lestna at tað í størri mun verður verður føroyskt undirvísingartilfari og tað hevur ongantíð verið lættari enn júst í dag at kunna gera tilfarið føroyskt milum annað tí at tað eru ikki líka ofta at mann skal gera fysiskar útgávur av teimum bókunum sum skulu brúkast tað er nógv oftari elbøkur ella talgildar bøkur og tað ger tað at mann kann fara inn og og dagføra tað undirvísingartilfarið sum er gera nýggjar útgávur uttan at tað skal verða prentað av nýggjum sum kanska eru eitt sindur meira umfatandi arbeiði enn hetta her við at gera eina dagførda útgávu av einai eina bók sum skal brúkast til undirvísing tað hevur ongantíð verið lættari at gjørt tað á føroyskum tað krevur kanska tað at mann hevur fíggingina til at fáa serkønn fólk til at gera tað arbeiðið tá veit gat samgongan til nólso hevur gjørt billjustinusen var itt sini inni á tí h men tað er absolutt nakað sum mann kann gera meira av

hevur mann nevnt kringvarp føroya sum saman við hinum miðlunum g onkursvegna er ein bulur í tí føroysku málmenningina tað tað eri eg samdur í tað gongur í øllum førum ikki ein dagur har mann ikkikjakast á á netinum um hvørt mann skal brúka hetta ella hatta orði og hvørjum fallitað eigur at verða í og har mann tekur útgangsstøði í ein av teimum vertunum sum eru í føroyskum útvarpi ella sjónvarpi og tað er nokk so intersant bæði tí at tað vísir at tað r ein ávísur áhugi í at varðveita tað føroyska málið h og eisini tað at miðil eg blívi meira eitt samspæl ímillum lesara hyggjara og tí sum skapar tilfarið har sum tað fyrr varð ein avsendari og ein móttakari nú er tað sovorðt aftur og fram har sum mann onkursvegna byggir upp á hvønn annan tað haldi eg kann hava sínar fyrimunir men hevur absolutt eisini sínar vansar onkuntíð kanntað blíva for nógv av tí góða so er tað sjávandi tað at vit í talgildingini eru í einari kapping við heimin um um merksemið hjá okkara børn og ungu og tað ger tað at vit mugu til at gera tilfar sum er kappingarført ella minst líka líka áhugavert fyri børn og fyri okkara ungu sum tað tilfari tey fáa aðrastaðni frá eitt nú í danmark ella í onglandi ella usa ella ella aðrastaðni tað krevur at mann onkursvegna megnar at gera tilfar sum er nútíðarhóskandi sum er á føroyskum og tað er ikki nøkurløtt uppgáva tað er tað krevur nógv og tað krevur pengar og tað er eisini nakað sum mann eigur at at syrgja fyri at mann fær íí størri mun um tað skal tvífaldast ella fimmfaldast innan fyrieitt ávíst áramál tað havi eg ikki so stórar sterkar meiningar um men tað er ein sannroynd at tað er ein ein ófatiliga hørð kapping um um verksemið hjá okkara børn og okkara ungu hserliga teimum talgildu plastformunum oghar mugu vit til at gera tilfar sum er tíðarhóskandi sum møti teyir á egna hædd og sum eg er onkursvegna í kapping við tí tilfar sum er uttan fyri føroyar eitt annað sum sum eg haldi eisini hevur stóran týdning og har kann eg kanska tosa frá persónligum royndum nú nú eri eg ein sum ikki er so ófatiliga stinnur í føroyskum í øllum førum ikki í øllum øllum tættum eg persónliga dugi til dømis øgiliga illa munin á hvønnfall og hvørjumfall og so so tá eg royni at leita mær hjálp til um hvussu skal eg fáa skil á hetta her so siga ta ja jmen tað tað liggur bara í okkum tað er ringt a greiða frá vsu nær l hvønnfald nær il hvørjumfall tað vil siga tá mann ikki hevur fingið inn um húðina frá barnsboini av tað blívur tað øgiliga ringt at læra tað vil siga tað at mann má seta inn nokk so tíðliga fyri at tað skal geva geva ágóða tí haldi at mann má seta nokk so tíðliga inn kanska tíðliga fólkaskúlastøðið fyri at tryggja at at at grundarlagið fyri fyri tey sum skulu læra og duga føroyskt at tað er gott tí at tá er tað tað lættasta í verðini at byggja uppá men vist tú fari tað frá tí skeiva endanum beinanvegin so er tað øgiliga trupult at rætta upp aftur og tað nú nevni eg bara mína egnu persónligu støðu tí at tað er tað er ófatiliga trupult at at koma á rætt kjøl aftur vissi mann ikki hevur fungið tað tíðliga í í menningina so tað haldi hevur týdning at mann at mann setir inn tíðliga vissi mann vil hava vissi mann vil í føroyska málinum væl so er tað kanska eisini eitt annað sum eg kann tosa eu frá egnum persónligum royndum tað er tað viðhvørt so taki eg orði har á tingsins røðarpalli og so brúki eg eitt orð og so fara tingfólk at gukla og at at sláa upp hvat tað betýðir og tað er tí at viðhvørt so eru tað nøkur orð sum mann má brúka fyri at kunna útsoggja hvat mann meinar tí at maðn manglar eitt fakligt fakligt hugtak á føroyskum til júst tað sama so tað mann fær tað mann fær eina málsliga nú brúki eg orð temminologi har sum mann kann onkursvegna betur seta orð á tað sum man roynir at siga á føroyskum tað hevði gagnað nógv fólk sum brúka enskt til dømis sum útgangsstøði fyri at útrýskja seg hvussu ofta hoyra vit ikki ung fólk brúka eitt eitt enskt orð tá ið tað er eitt perfekt føroyskt orð til høvið men tað er bara tað at tey blíva ikki útsett fyri tí líka ofta tey sita á netinum tey spæla vitiospølum tey hygja eftir filmum og cerium so nú brádliga er tað tað fyrsta sum kemur teimum til hýgs tá ið tey skulu brúka eitt orð til at útsýskja seg í staðin fyri at mann royndi at vísa á tey føroysku alternativini sum eru so hetta her við at fáa fakmál tað verður seg innan fyri fyrisiting innan fyri løgfrøði innan fyri búskap eg kundi hildið áfram tað haldi eisini eg við til at geva nakað og kann eisini gera tað at fólk ið nógv betri mun eru før við at gagnnýta tað føroyska málið til at sýna hvat eg er tey meina og hugsa so hett her við at fáa fakligt tilfar á øllum økjum í innan fyri øllum fróðskapi tað tað haldi eg eisini eg nakað sum hevur hevur stóran týdning hitt er tað at tað er í nógvum førum at føroyskt ikki er tað tað tað fyrsta málið altso innan fyri okkara rættarskipan har haldi eg føroyskti er forfordeilt hevur ikki tað tað tign og tað hvat skal mann siga tað tað støðið sum tað eigur at hava tí at tað er sjálvandi danskt málsøki ha tað ger tað at tað verður ikki ment á føroyskum og tað innan fyri føroyskari løgfrøði kann eisini verða eitt havt um beini nú hava vit akkurát fingið viðurkent løgfrøði til at kunna taka víðari útbúgving niðri og tað haldi eg eisini er eitt eitt gott stag á leiðini men visvit skulu útbyggja okkara almennu skipanir so hava vit tørv á líka sum eg nevnd í áðni eitt eitt fakligt orðatilfeingi og tað krevur at vit hava nakrar fakligar bókmentir til ati til at byggja upp tær teir stovnar sum vit hava innan fyri til dømis almennari fyrisiting og so framvegis sotað haldi eg eisini hevur stóran týdning øh sjálvandi nú fevnir føroyskur málpolitikkur so øgiliga broytt man kan fara inn á talgilding mann kann fara inn á føroyskt mál innan fyri almennar stovnar hoyrandi undirdanska danska ríkinum um mnn kann fara inn undir undirvísingartilfar og mann kundi hildið áfram so tað er nógv sum skal gerast og tað er av nógvum mótum at mann arbeiðir htað krevur sjálvandi eisini at mann hevur ein politiskan vilja til at til at fíggja hesi átøkini seta skikkaði fólk til at røkja uppgávurnar tí sum eg byrjaði við at siga føroyska málið tað er ikki ein humla sum flýgur hóast hon ikki burdi tað er tí at nøkur fólk hava tikið nøkur tøk til frama fyri tað føroyska málið tað hevur víst seg at vera vera tilfeldið søguliga og tað er eisini tilfeldi í dag takk fyri harra formaður
ja høgni hoydal á eina viðmerking ger so væl
eg havi sera viðkomandi røða hjá bjarna kára sinum petersen har hann eisini nævni við týdningin av tá bendingarnar fara ov tílíkt og so sigur onkur ja hvat so tað ger bara tað at vit vit eisini tá fáa hava hava truplar við at seta orð á heimin og kenslurnar tí at bendingarnar r eisini ein háttur at lýsa frábrigdi og munir og tílíkt og sota á fakmálinum tað er sera týdningarmikið og eg havi hetni við eitt sum sum sum serliga er er er er týðiligt nú og tað er tað er heimsstøðan og vit viðgera alt ov lítið heimsstøðuna á føroyskum eisini í føroyskum miðlum haldi eg til dømis alt tað sum hevur við við ta ta ta syrgiligu østøðuna í ukraina knappliga hoyrir tú onkur at siga ja vit standa á grensuni og onkur ger innovatión her altso vit hava vit hava bygta føroyskt málið tað men tað vist tð ikki verður brúkt um míkt so verður tað stirvið og og verðr ikki tað ta tey orðini og ta málið vit vit brúka til at seta orð okkara kenslur og seta orð á heimin við

takk fyri harra formaður tað er nettupp hefta her mann kann gott siga at tann russiska federatiónin hevur anikterað á eina región í ukraina og hevur harvið gjørt seg inn á rioteritoriala intekritetin hjá eni sjálvstendigari natión tað merkir bara tað at vit hava ikki tað føroyska orðafeingið til at kunna lýsa verðina sum hon er vit hyggja til danskir serfrøðingar við hyggja til útlendskar serfrøðingar í staðin fyri at kunna lýsa støðuna á okkara egna máli og har vit geva okkum eina eina betri sannkenning av hvat tað er sum fyriferst og tað haldi eg eisini evir týdningarmikið eg haldi tey sum hava sæð innslagið um hetta her við innrásini ukraina har sum millum annað tá eina hoydal og bjørn kunoy vóru inni tað bleiv tosað um altjóða rætt og eg loyvi mær a ivast í hvussu nógv fólk egentliga skiltu hvat bleiv sagt tí mann tosaði við einum máli sum man e ikki brúkt í føroyum og vissu vit vilja vera ein partur av heiminum so skulu vit til dømis eisini læra at brúka tey hugtøkini sum verða sum verða nýtt á altjóða og tað krevur eisini at mann mennir tað málið innan fyri almenna fyrisiting og og og so framvegis takk fyri
ja takk sirið steinberg fær orðið ger so væl
eg haldi ikki at tað eri nakar ivi um at málið er okra samleiki og eg havi eina góða vinkonu sum altíð plagar at siga at málið er hjartaslátturin í samfelagnum so tey sum hava veikt mál ella hava trupulleikar við tí tað hava ofta trupulleikar á fleiri økjum eg má pjøst ikki at fara ast langt aftur onkur hevur nevnt tað men eg kann siga tað sindr tað sama atso mínar ommur og abbar hava heldur ikki havt føroyskt tá iðtað hevði gingið í skúla føroyskt er ikki so gamalt sum undirvísingarmál tað er frá áttaogtretivu nígju hundraðog átaogtretivu og sum kirkjumál í níggjuogtretivu so at okur skulu ikki so langt aftur so hevur tað ikki verið tað sum mann hevur brúkt sum tað almenna málið sjálvt um tað er tað sum mann hevur tosað sínámillum tá ið eg fari í kirkju í vági tá hugsi eg altíð um hesher standmyndina sum stendur uttanfyri av jakobdal sum faktisk stendur í eitt sindur av mótvindi í kirkjutúninum sum eitt tekn um tað at tað er stríggið atganga nýggjar leiðir og at bróta upp úr nýggjum og eg haldi at tað arbeiðið sum hann hevr gjørt og faktiskt tær bíblutíðingarnar sum eru gjørdar bæði hjár jakodal og eisini geyparcy danjelsen hava altso hava so stóran týdning eg haldi ikki at nútíðin yvirhøvur kann gera sær fara um hvussu nógv tað hevur havt at siga at tú fekk føroyskt eisini altso bíbligu tíðingarnar tí plussliga vari kann man siga guds orð í hvørjum húsi á okkra egna máli túð hevur havt nógv at siga og einki rennur upp úr turrum so har liggur eitt stórt stórt arbeiði aftanfyri hesi síðstu árini er tað gjørt eru tað gjørd fleiri góð átøk og hetta her uppskotið leggur upp til at mann hevur eina miðvísa ætlan hvussu mann fer bøtta um føroyska málið tey næstu árini og tað er líka frá altso undirvísingartilfari í fólkaskúlanum til miðnám til føroyska teksting av av útlendskum tilfari í í kringvarpinum og barnaungdómstilfar og annað so hetta her røkkur øgiliga vítt og eg haldi at tað er eitt gott og eitt neyðugt uppskot eisini hetta her við fólk sum skriva bøkur altso okur eru ein eini lutfalsliga lítil marknaður altso vissu fólk skulu skriva føroyskar bøkur eisini til skúlabríks og og ellars bøkur sum heild so má tað up á einannan máta vera stuðlað t tí at tað ber ikki til atat vinna tað inn aftur við at selja tað kanst tú kanska við við onnur listaverk har tú kann hava altso alla verðina næstan sum tín marknaði tað kanst so ikki á sama máta við tí sum er skrivað á føroyskum og tí máta sjálvandi setast inn har uppskotið kemur eisini inn á hetta her við økismissi og nevnir tað at kanska annað onnur mál koma inn og troka føroyskt burtur men tað er ikki bara tað sum er økismissur altso til dømis tað at tá ið mann ikki hevur ræði á einum øki so hava okur heldur ikki vitan og tilfar á føroyskum um tað og okur hava viðgjørt her inni nakrar ferð het her við at hava føroysk sum rættarmál har er tað ikki komið upp á pláss enn tað er dansktur enn mál í í rættinum tað er í hvørfall eitt øki sum sum sum hevur ein økismiss kal mann siga tí at har er ikki har er føroyst ska málið ikki tað sum er fremst so tað er eisini neyðugt at arbeiða p á tann mátan og okur havt eitt gott dømi í dag um at okur nú fáa lóggávu á føroyskum og nú skal mann til at tilevna føroysk orð í mun til familjurættin tí tað rhevur eisini verið eitt mál sum okur ikki hava havt ræði á men eg haldi tað er týdningarmikið hetta her at hugsa málið fyri okum øll at dialektirnar eisini hava sítt pláss at mann ikki brúka málið til akkurát sum at at snakka um a t at nøkur hava eitt rættari ov betri mál enn enn nøkur og tí kanska ein betri tilveru rætt men málið er fyri okum øll og eg haldi at okur eiga eisini í komandi tíðum at leggja øgiliga stóran dent á tey sum eru lesiveik og tey sum hava trupulleikar við kanska orðblindini tað finnust so nógv gott tilfar nú til at kunna skanna allar skúlabøkur soleiðis at tú kann fáa lisið e tað upp soleis at tútrena lesiførleikan at tú ikki bara skal hava eisini lesi fyri tær men tá tú fylgir við meðan tað verður lisið upp tað finnust ótrúliga nógv sum ger tað at allir borgarar kunna a fáa størri lut í samfelagnum tí at hevur tú trupulleikar við málinum so fert tú ofta trupulleikar við øðrum og tað kann hava øgiliga stóra ávirkan á tína framtíð og hvørjar útbúgvingarmøguleikar tú hevur og tí eigur mann eisini í einari sovornari ætlan ati seta øll segl til soleiðis ati mann hevur altso mál fyri øll at mann hugsar tað í breiðasta merking akkurát somi við viðsáttmálanum fyri fólk sum bera brek at mann málið er eisini atkoma til samfelagið so tað var
bara tað eg helt skulu vit leggja afturat takk fyri eg tá jacobsen ella viðmerk
maður eitt eitt sum var komið inn á her tað var eitt nú orðblind og talblindni og tað tilfar týdningarmikið at tey fáa tað tilfar sum tey hava sum tey hava brúk fyri men bæði undirritaði og sigur stenberg vita væl at í nøkrum førum finst tilfari og onkustaðni hevur onkur uttanfyri kanska ta almennu skipanina situ o ment gott tilfar men meðan mann stríðist millum goyrar og tá ið ter almennso kann mann ikki vita av privat og mótsatt og so dettaðu børninir ímillum summi hava gingið kanska níggju tíggju ár skúla tað bleiv ongantíð funnið út av hatt tr var ordlint ikki fimi at komi n ein hægri skúla og tilfar finst teldurnar finnast og tað er ótrúliga tryst at manki kann fáa sett hesi tingini til verka soleiðis at tað gagnar hesum ungu og børnunum sum hava brúk fyri tí tí tey kundu sikkurt væl taka eina útbúgving men tey klára ikki at fáa kanska orðini niður á pappír takk fyri harra formaður
junuar
takk fyri harra formaður og takk til edvar jacobsen jasára samd tað firnst gott tilfar og og tøknum er eisini ein hjálp til til orðblindini til dømis og tað er ment tilfar sum tú kann koyra allar skúlabøkur ígjøgnum fáa tæir skannaðar soleiðis at tat tey geva atkomu fyri allar næmingar og allíkavæl eta eta skúlanæmingar sum stríðast skulu einasta dag við at fáa tað tilfar sum teir hava brúk fyri so her er okkurt sum ikki ordiliga hongur saman og tí er tí má tað vera partur av av tí samlaða pakkanum at mann eisini hevur tað tað við at mann hevur øll tay hjálp tó sum skula til takk fyri
ja so er tað jakkurt vesturgard
fær orðið gersvæltakk fyri harra formaður hetta er eitti uppskot til samtyktar um iðvísar íløgur og átøk til at menna føroyska málið í einogtjúgundu øld og eg eri onkustaðni har at mann alsamt og alla tíðina má ansa eftir føroyska málinum fyrr tá eg var yngri tá var tað danskt sum ávirkaði nógv okra mál gí dag er tað enskt eg kann nevna at eini eitt kvøldi fór her suðureftir smyrliu og har sótu tveir unglingar og tosaðu enskt sínámillum og eg helt at teir sóu út til at vera føroyingar og eg spurdi frá føroyskum ikki hvat siga tykur nei nei teið bara prátaði ikki hví prátaðu tykur enskt nei tað var nemmari eg ski nemmari at tosa enskt enn føroyskt og tað var púra undarligt agt at hoyra og tí er tað nakað sum tíðr upp á at tað man ma man alla tíðina vera á vakt fyri í skúlanum og hjá ungdóminum á telefonum á teldum og øll hesum her nýggju samskiftistólunum sum koma man onkursvegna roynir alt tað mann kann ati fáa føroyskt inn í tann mun tað letur seg gera nú veit eg væl at heimurin liggur opin beinanin tú tendrar telefonina á telduna ella teldilin hog tí er tí er øgiliga trupult at at lesa føroyskt alla tíðina men tað er ómetaliga umráðandi at fáa føroyskt inn harsum føroyskt p á nakran máta kann koma inn soleiðis at okur framhaldandi kunna hava eitt virkið føroyskt mál sum okur kunnu brúka við øllum lívis viðurskiftu og eg eri sletki samdur teimum um sum siga at føroyskt ikki kann brúkast til alt tí tað kann tað eg havi ongantíð verið avmarkaður at at tosa føroyskt tí at orð t mann ikki hevur orð fyri fyri teimum føroysku hugtøkunum sum annars eru tað er bara mangla upp á orð við sær tað verður sagt hatann tíð tað var arbeitti í eini skipan einum einum donskum stovni og eg helt eg helt tað var ótrúliga undarligt at mann í føroyum skuldi seta seg skriva frágreiðingur á á donskum so tað havi eg ongantíð gjørt og tað havi ongantíð ætlað mær at gera heldur meni bara tann bara at síggja og uppliva og tað trúgvi tað g fleiri enn eg sum hava upplivað tað at ein føroyingur kemur í rættin har sita har sitafólk sum tosa danskt við viðkomandi og so skal hesin føroyingurin sum ongantíð búða í danmark royna at forklára seg á donskum og hjá einum sum eg ikki vana tosa danskt og forklára seg at donskum enn rættasalið undir undir trýsti og forskelig tað hongur illa saman og tí er heilt greitt eisini hasum økinum nøkur ting sum mhann sum mann eigur ati at taka upp tí eg sigi eg var ja eg varð innkallaðu so vitni einaferð í og tað sum hevði hjarðarlóggávu at gera lunnundur og og gyllum og hagar ogtað var ikki bara bara at fara plussliga noyðast at tosa danskt um um tey viðurskiftini sum eg eri vanur við at tosa um í bø og haga tað tað mátti eg hugsa um fleiri sum um áðrenn áðrenn eg eg nevndi ella royndi at fáa yvirsett tað til danskt so okur hava nakrar avbjóðingar í daglidegnum men okur mugu sjálvandi gera alt hvat kunna fyri ati royna sum frægast at varðveita tað føroyska og fáa tað inn so ungdómurin fer tað við hendan henda hendingin við at tveir tintannáringar sótu og tosaði enskt síámillum tað skakaði og tað tað hevði eg faktiskt ikki roknað við at tað var komið hartil men tað var so í øllum førum veruleiki hetta bara nøkur fá orð um um hvussu eg haldi umráðandi er at okur royna at taku kunnað til at varðveita alt tað sum er tað føroyska málið og fáa tað at fylgja við so t tað eisini er líka aktuelt í einogtjúgundi øld sum tað altíð hevur verið takk fyri
ja tag siguri í staðim berg eina viðmerki a fór heminaav
gur ja eg eri samd við jacobvestegaard eg haldi alt at har við rættamálinum hevur øgiliga stóran týdning innkallingar og øll fml skriv og annað er áv donskum soleiðis sum skipanin er í løtuni og hetta her við at tá ið tú skal í rættum altso visti tú er ákærdur til dømis og skal forklára teg á einum øðrum máli enn tað sum er títt móðurmál sjálvandi er tað trupult tí tú er ein so veikari støðu frammanundan og spurninguin er um tað ikki eisini kann gera nakað við rættar trygdina tá ið mann er er somikið illa fyri so at eg haldi at okur eiga at løgtingið eiga at taka saman og at fáa sett gongd á at fáa eina føroyska rættarskipan eg haldi tað mann kann hvørfalli blíva samdur um føroyska málið í rættinum tað mátti verið tað fyrsta um ikki annað takk fyri
er
takk fyri at formaður eingin kann áleggja til at tosa danskt í føroyarætti tí rættarmálið er føroyskt og danskt so tað kundi komið á ávísar spenningar burtur úr tí viðst tú helt fast við at tú skuldi tosa føroyskt tað sum tað sum mann var inni í árum tað megnarar arbeiðir sum okrar forfedrar hava gjørt við at taka hond um tað føroyska málið tað bleiv nevnt jøkudal og ikki danielsen í mun til tíðin bíbliutíðingarnar eg lesi lestur sunnudagar úr lestrarbøkum hjá jøkudal tað góða málið gerandismálið sum har er í sum lýsir øll lívsins viðurskiftir týðiliga og greitt tað eigur mann eigur eina at halda á framvið og og fáa ja ført fram í nútíðina soleiðis at mann sleppur frá at hoyra sær gamararnir tosa enskt

ja takk fyri harri formaður eg haldi tað eru áhugavert tað sum jacap vesturgaard nevnir hetta her við at teiman skal møti rættinum antið sum skuldsettir ella sum vitni og tað veit mann at tað mann skal møta í rættinum tá er mann teimum ikki serliga avslappaður fyri tað mesta og ovis ið tað eru danski dómarar og teir tey donsk sum avhoyra so so kann tað vera enn ov meira andstranga so tað eg dugi væl at síggja handa vinklin har at tað er øgiliga viktigt at at mann eisini har kann brúka sítt egna móðurmál og tað veit eg eisini at nó vit arbeiða saman jacop eg og hann gekk høgt upp í at tað skuldi skrivast í føroyskum tann tí tað vartakk fyri

ja takk fyri harra formaður eg havi upplivað fleiri finnar at fólk eru komin í føroyarætt sum hava verið skuldsett og har bara verið dansktalandi fólk rundan um tey og tey hava ja faktiskt letta ikki verið før fyri nóg væl at greiða frá sínari støðu men hin vegin so kann mann halda fasti at tosa føroyskt og so mann bara hava ein tulk við men tað er ikki so vanligt at mann at mann tulkar frá føroyskum til danskt tí øll halda seg duga eitt sindur av donskum men tá mann skal greiða frá einum heilt øðrum málið at mann nýtir til dagløtu og kanska greiða frá einum málið sum mann ikki kennir so væl og ikki dugir at flyta hugtøkini tey føroysku yvir í so kann tað geva avbjóðingar og tað hjálpir at tað gevur stórar avbjóðingar takk fyri
takk fyri harra formaður nú var røðarin eit sidur inni á hesin við at ung fólk tosa nógva enskt og brúka enskar vendingar men kanmann kann kanska eisin siga tað at tað er kanska tað nýggja ættanligu brúkar nógv ensk hugtøk og vendingar líkasum tað eldra brúkar donsk hugtøk og danskar vendingar upp á sama máta so kann mann líkasum kanska so spyrja seg sjálvandi hvat er frægari at brúka ensk hugtøk og dnt ella donsk hugtøk ístaðin fyri føroysk takk fyri harra formaður jakobe

ja takk fyri harrar formaður eg nevndiat byrja við at tá eg var ungur so varu tesi donsku hugtøkngni sum vóru inni og mann kallaði fyri málspillan meni í dag hoyri eg øila nógv er suensku hugtøkini mann tosar enskt sínámillum og taðr væl tíðirnar broytast og atgongdin til hesa miðlan mann hevur á á á smarpovnuni ella á teldunum lat telduni so sum um tær flytur yvir til enskt og ja eg má eg má so siga fyri meg sjálvan tað virkar meira øvuti at teir teir ungir føroyingar tosa enskt sínámillum enn enn føroyskt eg tað tað skilji ikki ordiligt men tað havi eg upplivað og tað var sovorðutt undarligt ein undarlig støða men tað e væl hetta her gev mærageymara málið sum aftur spøkir ígjøgnum men eg tí haldi eg er øgiliga umráðandi at okur ansa eftir og ansa eftir føroyska málinum serliga hjá ungdóminum takk fyri haraformaðin

ja har fór eg mær til sjáldan eg kann siga uttan nakað fyrivarni at har har vóru eg og jakob veskur púra sømdur hatta var ein góð røða eg ætlaði annars bara har fór eg mær bara at nýta høvið at takka framsøgufólkum til fyri viðgerðina av hesum uppskoti og vóna at mentanarendi sum fleiri hava nevnt fer at fer at biðja fólk koma til hoyringar í nevndini sum við starvast við hesum dagliga og hava nógv góð boð um hvørja átøk kunnu gerast og hvussu hvussu tey kunnu seta sítt verk og eisini hvussu nógv fíggjarligt fað skal til bara fyri at røkka nøkrum av málunum og so kann eg ikki bara mær nú ið havi orðið at eg kenni hetta aftur sum at høvdu vesturgard og at eitt spæl barðsetur er gunnleittar eftir nevndum og hótt tey starvaðust einaferð løgregluna eg havi ikki verið so ofta í føroyarætti men eg var einaferð sum fjálmælamaður vegna kringvarpið ella sjónvarpið tá æt í føroyarætti og har varð ein føroyskur skipaður tikin fyri at fylla fisk innanfyri og hann var ikki í støðuni hann skuldi verja seg og hann spyr so javn kann eg bara tosa føroyskt skilur dómarin danskt næstu skilur dómarin føroyskt ja ja sigur sum danskir dómar hann hevði verið leingi føroyskt so hann skildi væl føroyskt og fínt sigur sum skiparin frá og so berjaði hann við sínum við vitsfólki eg minnist eftir minninum sigur hann ja vit lógu í dimmalættingini tað var fallandi vestfall vit høvdu liðið og skrætt um náttina og so sá eg eitt skip tvey strik um bakburð og so royndi hann at fortelja tá sita ómarin hó hó hó hó eg skilji ikki eitt einasta orð av hvat tú sigur tá sjálvandi hetta var eitt fakmál og tit hava verið inni á hvussu stýdningarmálið er at hava fakmál eisini at teimum øki vit kanska ikki hava havt tað frammanundan so rættamálið hevði verið ein øgiliga stór dygd at fingið at fingið ment og fingið fingið sagt at føroyskt er burtur av málið ið sum brúkast kann í í føroyarætti og so kom eg bara at hugsa um eina søgu tað var um ommu mína úr kollafirði hon lærdi jú bara danskt í skúlanum men fór so at fara á fólkaháskúla tá hon var henni átjan ára gomul og lærdi seg føroyskt hjá háskúlafólkunum har og hon var ómillum at fegin um tað men hon flutti so niður fyri kríggið fyri seinna kríggj og kom ongantíð heimaftur so hon búði í danmark í hálvtrýss ár í eini lítlari íbúð arbeiddi sínum seymikona men tað var akkurát sum at koma inni at føroyskt heima var heima hjá hannum so hon dugdi ikki hella væl danskt men fylgdi væl við hvat hendi í føroyum og hon hevði tað sjónarmiðið sum eg ofta hevði roynt at tikið til mín tá mann hoyrir tað millum fólk at hon hóvdi kanska føroyskt útvarparin fyri vikuna og royndi at halda tey føroysku bløðini og hon fegnaðist um hvussu tað føroyska málur broyttist altso tað komu fleiri føroysk orð og hon ikki skilti alt hon bleiv ikki hon bleiv ikki hon ilskar ikki um tað sum mann megan hóra fólk siga áh nú koma tey við nýggjum orðum maskinroyggjum hon fegnaðist hvønn dag um tað tú hon sá at tað var ein gongd har ið føroyska málið mentist at tað sum hon las í í dimátingar tá eina árið hevði broytt seg longu tvey ár tá hon sat hasum eina stóra stóra málmenning og tað haldi eg at vit kundu loyva at kunna leggja okkum í geyma tað verður øgiliga ofta tosað niðrandi og kanska ofta hartandi við fólk sum aftra seg við at tosa føroyskt til tey fáa skeld men tað verður og tað skal mann ikki gera men tað verður eisini tosað niðrandi um tey sum stríðast fyri at menna tað føroyska mála har mann sigur hættir og føroyskt og vit geva tað teknið til okkara børn at føroyska verður so trupult so eg vil hava at siga um míni børn at so er taðtað ja mann skal mann skal læra føroyska málur at fyri at seta ð tá vit tá vit tá vit skriva og stava men hví duga tú at skriva weight ella neif á enskum tað gevur onga meining sum eitt rang ljóðliga men tað duga tey tí at tey lesa nógv meira enskt so tað at fáa fólk at lesa meira og at vit eisini í veruleikanum lyfta tey upp sum royna at menna føroyska málur sjálvt um onkur heldur heldur tú í tað fýrakanta allan at finna nýggj føroyska orð ella annað eg haldi at vit skulu rósa teimum sjálvt um mann ikki skal alt vera samdur tí tað er tað sum mennir málið vit fáa fleiri orð vit fáa fleiri bygnaðir vit fáa fleiri orðamøguleikar til at seta orð á heimin og seta orð á okkara egnu kenslur tað sama við bendingunum tá at bendingin kann fara at gera bara tá málur verður fátækar tað verður truplari hjá okkum at samskifta greitt um tað sum vit kenna og tað sum vit síggja og tað sum vit hoyra og tað sum vit gera og tí er sjálvandi eisini sjálvur kann mann siga stórvegurin í málinum bendingan og alt tað er eisini nakað sum vit sum sum sum eru valdað løgting mugu mugu tosa sum nakað sum nakað týdningarmikið og ikki bara fara upp í ofta upp í tað kórin sum eg hoyri sum lastar teimum sokallaðu puristunum og kann mann eisini kalla tey málfólkini sum ikki altíð eru samdur við men bara tað tey hava gjørt tað tað hevur givið okkum so ótrúliga nógv og fer at tanga tað framveftir um vit sum politikar tora at seta neyðuga peningin og umstøðurnar av til fólkaarbeiðamál
er ein viðmerking frá bjarna hammer ger so væl
ja takk fyri hara formaður tað er eitt sindur ymiskt hvussu egur í føroyska málinum eitt sum hannin viti merkja í tað eru millum annað millum annað tá mann fær brøv frá vanlukku tryggingarráðnum tað er yvirtikið øki og tað tað blívur enn í dag eg veit ikki nær tað blíva yvirtikin kanska kanska røðarin veit tað men men tey brøvini ið koma øll á donskum tað er eitt sindur it sindur sermerkt haldi eg at mann blíva yvir tí takk fyriha formaður
av
ja og einki at læsta teimum sum hava skrivað tað tí vanligt tryggingaráðið um um eg minnisrætt eg haldi tð er broytt nú men har hevur jú altíð landslæknin verið verið tann sum er tann sum ger metingina og hann skrivar á donskum tey danska stovni hann kom at yvirtaka málið liggur í tinginum so og tað veit eg bjarni hammer fer at atkvøða fyri so tað fegnist eg um so tað er eisini nakaðvið a taka ábyrgd av tí og tað erikkifai at seta niður á danskt tay gera sítt arbeiði tað er bara á tann hátt menna vit eisini føroyska málið eins væl og eg nú veit ikki um um bjarni hammer sum lgreglu var eisini skrivað bøtur á donskum jakuvestegard sð han gjørdi tað ikki men eg havi onkuntíð fingið bót sum yngri sum yngri fyri at koyra for skjótt tað og tað var á løgnum donskum hann kom kørlindi á vti á viins wi klokkum fyrri um morgunin sovíðari tað r ðtað er tað er løgið at uppliva tað í sínum egna samfelagn
ja sofleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda hetta málið verður beint í mentanarnevndunu síðani koma vit til fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og níggju tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um skatting arv vinningi frá sølu av veiðurættindum nágreining av uppgerðini fyri skattingaruvinnigi frá sølu av veiðurættindum vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er ta jørgun niclasen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkinum erhard joensen og fyri framsókn er tað ruttvang fyri tjóðveldið høgni hoydal fyrst fær nei orsaka fyrst fær jørgun niclasen orðiðger so væl
ja harra formaður navnið á hesari lógini er kanska líka torskilt sum lógin sjálv men hetta er altso løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um skatting av vinningi frá sølu av veiðarættindum ja æh tað sum er við hesum uppskotinum hetta her er faktiskt ein lóg sum faktiskt er er sprottin úr kanska eitt sindur av einari ávísari sjúku men tað sum liggur í hesum uppskotinum tað er at um onkur hevur fingið veiðurættindir og selur hesi veiðurættindini og har við fær peningin í egnan lumma so verður tað hart skattað tað vil siga at eigarin av veiðurættindunum føroya fólk skal so fáa ein bróðurpart burturav tí vinningi sum kemur burturúr

hendan lógin er ja eg tori væl at siga er er faktiskt ein prísur sum sum vit í okkara flokki hava rindað fyri at fáa lógunum sjófeingi tillagara so gott sum hon nú er tí at hendan lógin ja hon hon skal tryggja at um onkur fær pening í egnan lumma við bara selja fiskirættindir jamen so ar tað rímiligt at føroya fólk fær bróðurpartin av tí eftir sum føroya fólk yvir eigari men á hinari síðuni so ger ein lóg sum hendan at hon bremsar tínamikki tí tá mann hugsar um handlar so vil ein lóg sum hendan sum skatta so hart gera at handlar sletki fara fram ella at mann kanska finnur onkran annan veg at gera ting uppá ella hvat veit eg altso hendan lógin er ein ein forðing fyri dinamikki og tað vil siga a vit fáa ikki tað framggd og tað yvirhøvur tað eina útvigling í hesari vinnuni sum vit annars kundu fingið hetta virka sum ein ein ein ein bremsa sum ger at ferðin verður minni enn hon annars kundi verið og vinnan har við gevur heldur minni av sær enn hon annars kundi gjørt ítøkiliga uppskot h hevur verið inni og hugt jamen eru ikki ting her sum eru óheppin altso endamálið við lógini er at selmannarættindi tjena pengar og fær pengarnar í egnan lumma og fyri síðan at kunna brúka privat so skal tað skattast tað hevur ongantíð verið endamálið í lógini at um flytingar henda inni í vinnuni sum bara tænavinnuni og tað er eingin persónur sum fær nakran pening altso tðhetta her er ein skattur sum skal vera um ein persónur tjenar pengar taðvil siga fær pengar øh og tí eru broytingarnar sum er í hesari lógini eg kundi gott hugsað mær tat vorða meiri enn tað men her eru nakrar í sum til dømis siga at um ein eitt reiðarí ætlar at byggja nýtt til dømis og her er ein íleggjari sum vil skjóta nakrar milliónir inn fimm tíggju milliónir ella eitl annað afturfyri at koma at eiga tretivu prosent ella hálvtrýss prosent av partapeninginum í hesum her so ger tað at hetta reiðaríið er ført fyri at kontrakta eftir nýtt skip og e tað haldi g er gott at at slíkt ber til men har traðkar hendan her skattalógin inn og sigur hó hó nú koma gott nokk tíggju milliónir inn í hetta felagið men nú teir gomlu eigararnir eigar nú bara helvtina av felagnum og tað vil siga bara helvtina av veiðurættindunum altso hava teir selt hin helvtina av veiðurættindunum sambært hesari skattalóg og skulu tí setast í skatt av hesum pengunum sofragt er tað teir skulu ikki rindast beinanvegn men felagið skal seta skattin av tað vil siga at tí roknisskapinum so hevur tað felagið fingið tíggju milliónir inn men felagið er ikki blivið tíggju milliónir ríkari tí har er er er størrahelvtin sum í roknisskapinum skal setast av til hendan at rinda hendan skattin og tað vil siga at tá tú so møtir upp í eina peningastovnir so sigur peningastovnurin ja ja men altso her er gott nokk komið pengar inn men tað er sett av til skatt og tað vil siga tað at tað er ikki nakað sum felagið ræðuryvir ella vist tað gongur illa so er tað ikki nakað sum peningastovnurin kann fáa og og og hatta har er er simpult enn óheppið tí nú er mann so broytt tað til í hesari lóggávuni at kemur peningurin íp á hendan mátan so sigur mann ja verandi eigarar um teir einaferð seinni selja ella um teir einaferðn at fara at fáa vinningsbýtið sum partur av hesum innskotinum jamen so er tað nú nú tosaðu vit um at nú var tað kanska ein søla so skulu eigararnir skattast altso tað vil sig at skatturin fellir ikki til gjaldingar fyrr enn persónarnir veruligak fáa pening fyri hesi rættindini og verður ikki settur av soleiðisnar at felagið er hendan her skattin verri fyri tí t felagið hevur ikki gjørt nøkrum nakað so í hesum so broytir mann tað til at kemur eitt innskot so er tað í lagi tað fellur ikki skattur men kemur át vinningsbýti seinni ella mann seinni selur jamen so fellur tað og tá nær mann um som at siga endamálinum tavisig at nú ber til hjá øðrum at skjóta inn í á felag fyri at fáa tað enn betur og tað ber til at fáa fíggingina víðari og um so er at teir persónarnir sum áttu alt áðrenn fara at tjena pengar so rinda teir hendan her skattin av vinninginum eitt annað sum hevur verið eitt sindur óheppi tað virka fyri mær sum tað er eitt sindur løgið tulka av av taks og tað er at um tvær reiðaríir býta um fiskirættindir tað kann vera sæ ymisk vita tit hvat fiska tit bara alla lodnina hjá okkum í íslandi og so kunnu tit fáa sild í føroyum staðin fyri og tað gongur líka upp so hevur taks tulkað sambært hesari lógini at tað verður roknað sum søla báðar vegir tað vil siga tæð reiðaríið sum hevur latið lognina yvir til eitt annað felag hevur sambært taks selt lognina so skal hon gerast upp í virði og har fellur ein stórur skattur á hinari síðuni hevur eitt annaðreiðarí latið sild yviri hin vegin aftur so sigur taks tað er ein søla og har skal rindast ein stórur skattur men altso hetta var jú bara skattur av einum vinningi við snakkaðu um tað er tað sum lógin eitur og tá ið tvey reiðaríur býta um líka yvir sama virði á kvotum so er eingin vinningur men soleiðis hevur taksfalt at tulka tað og tí hevur mann simpultenn bara gjørt at mann fer inn í lógina og broytir tað til at umbýtur mann rættindir líka yvir jamen so er eingin vinningur har so gongur tað líka upp

øh fyri at nevna nøkur onnur ting sum sum eru sum ikkiru við hesari lógini sum vónandi kundu koma seinni so er tað at at tað er dømir um at lýniskip líkasum hava avgjørt viga tið hvat tit fiska íslandskvotuna fyri okkum og tað er fyr so í lagi og tað hava teir so gjørt hvørt ár men nú kemur taks inn og sigur at av tí at tað ikki allir eigararnir eru teir somu í hesum báðum reiðaríunum er er meginpartin av eigaranum teir somu men ikki allir so sigur taks jamen so út so verður tað roknað sum ein søla og skal so rinda enna her er normaskattin og hetta eru stórsar somu eigari men ikki presistarsomu fingu ikki ta broytingina við hesa ferð men eg haldi tað ei man hyggja eftir seinni tí sjálvandi má tað vera má tað vera betur at at reiðaríur líkasum finna út av hvar á hvørjum leiðum royni eg heldur enn at øll royna allastaðni tað má kunna vera bíligari at mann líkasum letur tey satsa tað er hvussu so er er eitt dømi sum sum burdi verður hugt eftir eitt annað sum vit hava diskuterað nógv tað er eitt felag sum hevur ikki gingið val hevur fingið ein negativan neginpening og so kemur ein inni sigur veti hvat eg vil keypa tær reiðaríi fyri eina krónu mentað hevr ein negativan neginpening so sigur taks ja ja men altso so hyggja vit eftir hesum reiðarínum so ov so nógvir skip og so ov so nógvir fiskirættindir altso takmetur a fiskirættindini eru vernd tvær milliónir og altso so fær viðkomandi eina skattarokning v eina millión men altso fyri i lítlari løtu síðani so seldu teir felagið fyri eina krónur men tann einakrónan við at selja tað soleiðis at onkann kom inn við pengum i byggja felagið upp útloysaran skatt upp á eina millión tað verður so resultatið at handa sølan fer sletkik fram og vit fáa ikki tann útvigling sum kundi berji har men eg meini at tað eigur at kunna koma við seinni men sum í hesum uppskotunum at mnn skal kunna býta um rættindir uttan at útloysa skatt at mann skal kunna fáa innskotliga felag uttan at tað útloysa skattin beinanvegin at feløg leggja saman at tað kann gerast uttan at útloysa skatt beinanvegin loysir upp og kann skapa eitt sindur meira dinamikki enn tað sum annars er so vit fara sjálvandi at taka undir iðhesum uppskotinum hóast vit kundu hugsa okkum at mann hevði enn fleiri ting við enn vit hava frammanundan
ja so fær høgni hoydal eina viðmerking ger so væl
harra formaður eg fái hug til at siga tað saman við harra jørgun niclasen sum eg havði sagt áður at tað er so lætt tað er so lætt tát mann dugir at spæla sjónleik hetta er ein sjónleikur allan vegin ígjøgnum fyrst hav títt forerða øll veiðirættin til nøkur fá reiðarí so royni sambandsflokkurin at fjala seg undir at skuldi skatta tað og nú taka tatað alt grundarlagið burtur undir hví skel eg bara sum tað er hví hví hví pakka tað inn í øll hesi innviklaðu orðini sum eingin skilir hví siga ikk ba tað tænststur ikki um at tit vilja hava geva tað til nakrar privátar so kulu man keypa seljga frítt eg haldi jørgun segði tað hví siga tað ikkibara sum tað er hví skuluvit brúka orku uppá hett her at pakka tað inn í sjónleik

kommunistar hava tað fyri at teir ræðast at vinnulívið klárar seg væl og teir ræðast vissi onkur skal fara at tjena pengar ogvillig dyr altso altso hvat gjørdi høgni hoydal kom hann í nakrari skatting av av veiðarættindunum nei tað máttu vit koma við einari lóg um tað hhava verandi reiðaríir tey stóru reiðaríini fingið meira frá hesari samgonguni enn høgni hoydaalkav teimum loyvini ver øll uppsøgd hann forheldir teimum stóru reiðarínum so peikaran tað varð til sum gjørdi tað tað nei tað var tað ikki tað eru neliga níggjur sum hava fingið altso flísin og bjálkin eg ikki okkurt við eini eini flís og einum bjálka eg skal royna at fáa flísina úr mínum eyga so vóni eg at høgni klárar sítt
ja takk fyri so er tað bjarni hammer sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður hetta er so skatting av vinningi frá sølu av veiðarættinum sum eru komin niðan at venda aftur og undanfarna røðari hevði eina royndi at hava eina sovnar kann mann kalla tað fyri eina sølulýsing av einum einum produkti har má eg so siga at at eg hevði ikki keypt tað tí tað bleiv hatta sum mann kalla fyri at produktið sum tað byrjaði við endaði niðri í einari suppu avvavgreyti sum sum eg trúgvi ikki nakað menniskjað fangaði meiningina av men tærsnavn har mangli marrini siga tey eisini og hetta her er so aftur eini eg vildi kalla tað fyr at vit sat í samgonguni eitt avtalubrot av teimum heilt stóri har sum tey fólkini sum minnastsøguna at tvey túsund og nítjan mann skundaði lógin um sjófeingið ígjøgnum og tað vóru nøkur øgilig róp sjálvandi her frá serliga frá frásambandsflokkinum kanska serliga frá jóhandal men hann er nú ikki her so hann skal ikki leggjast undir nakað men tað vóru treytirnar fyri at taka undir við var at ymisk loyvir skuldu fella á ymisk støð her í føroyum og so skuldu søla brannskattast soleiðis at loyvini og veiðurættirndir sum vórðu givin til ymiskir eigar í føroyum at tey ikki bara kundu fáa tey og sum selja tey víðari tann lógin varð varð vildi og siga at tey tók sína tíð at tað kom her niðan men tað kom so lóg niðan og hon bleiv samtykt sjálvt um mann kann siga andstøðan ávara ímóti at tað fór sjálvandi heldur ikki tað sum ein avtalaði tí lógini fór at halda távarandi fíggjarmálaráðharri segði at tað koma at liggja ímillum sjeyotrýss eig hálvt prosent til fimmogfýrs prosent skatting brannskatting og tað er ein stór skatting fyri fólk sum hava virkað í vinnuni men men nú kemur so eitt nú kemur so eitti broytingaruppskot til ta lógina frá verandi landstýrismanni har sum eg vildi sagt at mann ferð eftir einari øliga rúgvu av undantøkum og endamálið í uppskotinum sær út til at vera gott tí at hví skal mann gera hesa her sáttmála kann mann siga tað brotið á sáttmálan sum mann hevur gjørt innanhýsis samgonguni okur í andstøðani kundi kanska verið líka glað men men mann má akkurátsum bara minna á at hetta er tað sum tey flestu segði fóru at henda hetta verður kallað við at uppskotið tað er fyrst og fremst til at taka burtur omanfyri nevndi forðingar tað er ein rúgvu av forðingum sum mann sum man hevur gjørt upp í seg sjálvan eru einar forðingar fyri at skapa møguleikar til umbitið at venja veiðurættindum og gera neyðugar nágreiningar

tá tað so sagt so er mái líka eitt sum er sum eg trúði atiundanfarni ella framsøgumaðurin fyri fólkaflokkin fór at taka upp tað er tað er nakað sum sigur at tá ið mann skrivar hetta í eitt lógaruppskot sum bert hundrað tals milliónir fyri tann føroyingin í føroyum tan vanliga føroyingin eisini at mann so skrivar so skrivar mann hetta her í lógaruppskotið kann eg lesa uppi frú forkvinna ummæli ummælisskjal er yvirskriftin hetta uppskotið hevur ikki verið til hoyringar hoyr nú og hetta er grundað á at endamálið við uppskotinum hevði verið forkomið við eini hoyring

at mann skrivar í hetta uppskotið sum er verhundraðogtalvs milliónir tað ker samd um fleiri i fleiri hundraðtals túsundtals faktiskt at uppskotið hevur hetta er eitt uppskot frá ikki frá andstøðuni men frá samgonguni frá samgonguni frá størstamálaráðnum í føroyum fíggjarmálarðnum har sum hann skrivar og koyra ikki uppskot til hoyringar til eina rúgvu av okur vita av at sjálvandi vildu tað komið nøkur góð hoyringsskriv að er oftani tað sum løgtingsfólk fara eftir og siga he veitt hvat hatta mín ekur líka okur síggja eina hoyring tey sum veruliga verða rakt av hesum uppskotunum bæði positivt og negativt tey siga he veitt hvat hetta uppskotið er forfergligt ella hetta er øgiliga gott og hetta tenist sítt endamáli g o taka løgtingsfólk og gera sær eina gera sær eina eina eina kann kann kalla fyri etna hugsa hóna út frá tí men hetta stendur at hetta er ikki fóru til hoyringar tí at vist tað fór til hoyringar so vildi endamálið verið forkomið við eini hoyring frú forkvinna hetta má landsstýrismaðurin í fíggjarmálaráðinum koma upp her til síðst og greiða frá hvat hví vil hetta uppskotið blíva forkomið við einari hoyring altso hví vil hetta her verða forkomið við einari hoyring er tað ikki løgtingið her sum skal semman ígjøgnum eg trúgvi ikki tær tæir vanligu hoyringarnar sum plaga at verða avgerandi hvat er blívu til men men sum sagt ati hetta er hetta er eitt upskot har sum mann men millum annað stendur við øgiliga stórum bókstavum eisini í hesum uppskotinum at tað verður skotið upp at avtaka regluna um skráseting av serskatti altso tað sum alt at ta draga seg um høvuðsreglan er mann skjýtur upp at avtaka regluna um skráseting av serskatti og hatta har má landsstýrismannin í fíggjarmálurin eisini koma og greið okkum frá at jú jú tað stendur fyri tav smidligari men altso mann ev tekur regluna høvuðsregluna við tí men og so er tað líka tað er ikki ov nøkur ting mann avhendar ei tað eru nøkrar av hesum her har sum mann har sum mann millum annað ger nøkur umbýti innanhýsis so ári eftir er tað kanska fáa tal upp á pláss tað tað skilir mann also at mann skal tað gevur hn kihon ikki meining at fara at skatta tað men millum annað so eru eisini eitt í hesari her lógini her verður víst á at visti tú vist tú velur at avhenda øll síni rættindur til eitt annað felag eitt heilt annað felag og visi tú so fer ein lítlan eigarapart í tí felagnum sum tú hevur avhendað alt til so skal tað ikki serskattast altso vist tú avhendar kanska virðir fyrilat okkum siga at brúka eit itt lætt tal fimm hundrað milliónir av tilfeinginum sum sjálvandi onkur heur fingið ræðisrættin yvir til eitt annað felag fer kanska fimmhndrað milliónir men vistu so fer eitt prosent í felagnum jamen so vil so skal teg ikki skattast á tí men tú skalt so skattast í so eina ferð í tíðini sum ganska vanlig vinningsbýti tá ið tað einaferð kemur har til visti tú vild tað visti tú ikki byggir hús ella ella ellaflakavirkir ella bankar fyri pengarnr ella hvat tað skuldi verið ha tí tað eru nøkur smá ting sum rópa skríggjandi í eyguni tað má eg siga og og og og serliga nú eg fari iki taka navnið íein tað er ein løgtingslimi sum ikki eyri tinginum útav sum tíverri erer sjúklameldaður sum veruliga slópu neyvan á borðið at t her skuldi ikki henda

men hetta er ja frú forkvina eg vil saka for nógv dømir upp her men tað eru sum sagt her eru nøkur skilagóð dømir sum øll síggja jú hata er púra beitt men hetta eru nøkur dømir sum mann mann vet ikkuman kann siga tað sum sum luktar langa langa langan langan veg og spurningurin er kanska ein spurningur afturat vist úg hú taka øll sigahar lógaruppskotini og tað er sjálvandi fólk úti í fíggjarmálaráðnum sum uttan iva hava roknað upp og niður upp á tað vil altso millum annað hitt dømi sum eg segði visti tú avhendar

skal so altso ver kemur nakrantíð nakar av hesum her serliga serskattinum sum mann veruligani hevur ropnað eeftirfrá altso frá serliga frá samgonguni fer nakrantíð nakað soleðist veruligt at koma í einm landskassa í føroyum altso heldur tað nakrantíð kemur har til at mann kemur ikki tað altso sum sagttað er sum so ikki up til mín men eg haldi m høvdi gott at seta fokus á at hevur kanska ikki endamálið altíð verið at lokka partar av samgonguni inn í tær men men fólkinligur samgonguni eru fornuftið fólk sjálvandi gongur tíðin áar mann ferk settisg inn í tingini og so nú koma nakar lógir sum okur hevði tykkarta fjúrtan dagari síðan tá hevði g eina aðra lóg í fiskivinnuni sum

at har sum mann skuldi vísa sítt virði fyri at í fimm ár upp til fimm ár vísa sítt virði áðrenn mann kundi fáa tað endaliga tá hendi hann ann siti í tríggjar vikur sum landstýrismaður kemur loypandi n í tingin við tí hetta skal gerast nú amen sjálvandi tað er eisini upp til fimm ár og so nú kemur

ja eg vil kanska ikki fara so langt at siga at hetta her er hetta her er bara ein annar máti at at fáa fólk til at selja síná millum og og her er uttan at betala nakað til til samfelagið aftur men sjóvundi fari eg ikki tað men eg kann gott siga við siga uttan at siga fyr nógv at javnaðarflokkurin tekur ikki undirið hesum málinum og eg fari at royna at at sleppa inn í sum eykleiðari í fíggjarnevndini og kanska fylgja við onkuntíð bara at hoyra hvat i siga fólkini sum ikki fingu møguleikan at blíva hoyrd vónandi verða tey hoyrd í fíggjarnevndini tí at vissu tey eisini verða hildin aftur at sleppa inn í fíggjarnevndina tí vistu tey koma inn í fíggjarnevndina við einari hoyring so vil tað forkoma endamálinum við hesum málinum eg havi ongantíð í lívinumat hoyrt tað fyrr men eg hopi at onkur her kanska er hort ta fyrr sum kann greiða meg frá tí
men samanumtikið so er tað eitt mál sum kom niðan og eg hópti at fara á góða viðgerð í fíggjarnevndini og nøkur verða glað fyri takk fyri her vóru nakrar viðmerkingar jørgen niclasen ger
ja frú forkvinna eg haldi ikki bjarni hammer hevur ordiliga sett seg inn í málið eg veit gottata torskilt men altso fyri teimum hetta uppskoti verður samtykt so fær eingin pengar í lumman av veiðarættindumm uttanlants skula rinda henda skattin hetta her við at reiðaríir kunnu arbeiða saman tað er tað tey sleppa við hesum men persónarnir fáa ikki pengar út uttan tað verður skattað so er tað gjørt púra greitt tí eg rokni eg við at um bjarni hammer ordiliga sett seg inn í uppskotið so eiði hann sikkurt tikið undir við tí tí tað er ikki so ræðlig sum hann sjálvur heldur har tað er eitt sindur innvikla og tað er tað kanska tá ið bjarni hammer byrjar við at siga at mangu navnhar hvussu var tað nú mangu bahrnar mangu navni og mangu navnar mangu barni altso at ein lóg ikki fer til hoyring tí tað er ein skattalóg av tí tú ikki kanst afturflyta avskrivingar ogso víðari tað er tí sjálvandi skal tað hoyrast honum komið fram bjarni hammer í at ver í avgjaldsøðini við tinglýsing og øðrum tey fáa ikk til hoyring áðrenn men tað fóru tey tá teiy komi niðan

og takk fyri hasekar í orðini jørgun niclasen hetta her er akkurát tað tá ið jørgun niclasen veruliga fer út at forsvara nakað hann var óalmindiliga ógreiður sína framíløgu altso heilt ómindiligat eg royndi at pylka eini tvey tring burturúr fyri at royna at fáa eina fatan av at øllum førnum her vóru nøkur ting sum kanska ikki ruggaði rætt og tá ið so hann veruliga royna forsvara soleiða sum forsvaraði har so fær mann bara meira og meira klokkur at ringja tíverri altso tað reyðu klokkurnar ringja veruligani nú og og tað er so tað men okur gleða okkum til at ella nú hevi eg ikki r eyka limir í fíggjarnevndini men eg gleði okkum til at hoyra hvat veruliga hetta uppskotið hvussu hongur saman og hvat veruliga meiningin er við tí tí ati allar klokkur ringja tá ið jorgun fer soleiðis upp á sopparnorður kann minnast til athann er serki limur í fíggjarnevndini hann er limur í trivnaðarnevndini man hevur tikið ta ábyrgdina upp á seg at eg má fóra út ot forsvara hetta her tí at kanska eri eg tann sum var mest yvirlísandi men tíverri ikki fyri meg takk fyri
frá forkunnuni ja takk høgni hoydal eina viðmerking
rætt hevur bjarni hammer at tá ið jargn niclasen spælir sín dregur teppifrá og spælir seg vanliga sjónleik so er tíð upp á at lata allar ávaringara ljóða tí at tað er púra rætt sum bjarni hammer sigur at hetta uppskotið er enn ein roynd at lumpa sambandsflokkin sum hevur sagt nakað heilt annað ú føroya fólk enn tað sum gongur fyri segr hetta er ein roynd at gera tað nógv lættari at selja framvegis verð að gjørligt at selja eitt ár í senn su finn mæ nýttheitið sum eitur umbýtið hvat merkir tað og so framvegis so tað er tað er allar orsøkir at vera uppi á øllum uppi á øllum tóm sum vit eiga og tað er glað fyri hvat i hammer er í hesum málinum og eg kundi eisin hugsað mær at hoyrt enta fíggjarnevndini hvat ið gongur fyri seg ti hetta er tað størsta løguppskotið eg nakrantíð havi sæð í skattamálinum á føroyaløgtingi
ja takk bjarni hammer ger so væl ja
takk fyri frú forkvinna ja tað er eingin ivi um atiokur hava sjálvandi sæð at fiskiinlóggávan sjálv hevur fylt øgiliga nógv í løgtinginum og ogtað iki eina góðum grundum tað eru øgiliga stór virðir sum sum eru har og men men tað sum øll ella mann kann siga øll tey sum sóðu ígjøgnumlógina tað var tað at tað kóru at koma óalmindiliga nógvar broytingar og tað eru komnar hundrað talsbroytingar síðan mann skundaði lógini sjófeingi ígjøgnum altso fleiri hundrað og nú koma so nakrar aðrar lógir gott nógv í skattalógini sum í tekdaratlógini um sjálfeingi eisini a rúgva og og sjálvandi vissi ein anstøða ikki setist spurnartekin og vissi ein samgonga í prinsippinum eisini ikki kann seta spurnartekin viðhetta her lógaruppskotið her so er okkara heilt galið tað haldi eg altso mann kann sjálvandi ikki bara sita og ippa øksl og siga ja men tað her er tað sum okur hava avgjørt og soleiðis verður tað bara og tað er tað men okur noyðast eittanasta at hava vakjað eyga við hesum her men men tað er ikki nakað nýtt
tað er ein av nógvu nógvu nógvu broytingum takk fyri tær ja takk næstur á røða er era joensen ger so væl
ja hetta er eitt hetta er eitt torskilt og tekniskt uppskot men tað er ikki meira torskilt og tekniskt enn so at tað sum uppskotið snýr seg um tað er at tá ið veiðirættindir verða endaliga avhendaði so verða tey skattaðir við einum serskatti tað er tað sum tann lógin ið heilatikið snýr seg um og tað var tann lógin sum sambandsflokkurin vildi tryggja sær kom í gildi tá ið manngjørdi sjóðfeingislógina í sín tíð tað hevur verið sagt her ja men fer tað nakrantíð at koma nakað inn í skattið við hesari lógini tað er soleiðis at tá ið tú ger eina lóg so kanst tú ikki uppá forroðn siga hvussu nógv gevur hon í skattið av ár eitt ár tvey ár trý men tað sum í degin var tað var at mann vildi tryggja at tá ið rættindur sum føroya fólk eiga blíva í framtíðini so skuldi tað fella ein skattur avt okur kunnu gott standa her í dag og ger okum klókan uppá hvat hava hesi rættindini í virði okur kunnu tosa um hvat er virði av einum kilo av makreli í í dag hvat hevur tað av virði um fimm ár hvat hevur tað av virði um tíggju ár fór útræ at lógin kemur at halda fram

øuppisjóvar tilfeingi og tað er taðer serliga tað okur tosa um tá ið okur tosa um umum skatting av veiðirættindum tí tað er har sum virðini liggja hava eitt stórt virði høgni hoydal hevur sagt tað t tað eru tíggjutals milliardir sum um tú kapitaliserað tað yvir tólv ár tí er tað óarmannaverk ikki at hava eina skattaskipan sum fangar tá ið so aktørar velja at selja seg burturúr okur kunnu ikki við hesari lógini siga tað at okur fáa hundrað milliónir inn í skatti um tvey ár tað kunnu okur sjálvandi ikki i dein er at vinnan kemur at generera avkast og hvussu í innanhýsis handlarnir fara at at vera í framtíðini ella handlar í fiskivinnuni tað án okur einki um men okur hava eina skattalóg sum í hvussu sover fangar at tá ið persónar ella feløg selja seg burturúr ella selja seg niðurúr so fellir ein skattur og hann er upp á hálvtrýss prosent tað er fakta ø og eg tími ikki inn í polimikkin um at at at tá ið undanfarna samgonga sat tá útlutaði teir virðir og og og tá var eingin skattalóg og og so víðari hatta hata er farið at søga við hesari lógini sum liggur á borðinum í dag so verða tað gjørdar nakrar nágreiningar og nakrar rættingar til eksisterandi til ta lógina sum bleiv sett gildi íí í fjør og tað eru nakrar neyðugar nágreiningar eftr eftir eftir mínari fatan ein av teimum er at tá ið tú handlar ella tá ið tú flytur aktiv í millum tvey feløg sum í dag arbeiða í fiskivinnuni tað kann vera eitteitt felag sum liggur við einum veiðuloyvi við ongum svið við ongum skipi so kann tað veiðuloyvi koyrast inn í eitt annað felag so broytast gott nokk eigaraviðurskiftini inni í felagnum títí móttakandi felagnum men tað vara eingir pengar í millum tavil sia a so fellir eingin skattur

so er at vinnusbýtið verður út betalt upp á seinnogtýss punkt íðani so eru tað kanska vanligir vinnusbýtiskattir sum so sum sum feløgini so skulu betala ein onnureitt annað ting sum er er gott við hesari lógini ella við hesi lógarbroytingini tað er tað at tað ger tað skapar ein størri fleksibilitet inni í vinnuni sjálvari tann fyrsta lógin sum øbleiv samtikt í fjør hon gjørdi tað at tað bleiv tað var trupult fyri nakrar transakat nakrar transaktiónir kundi fara fram inni í vinnuni og tað var ongantíð ætlanin at skattalógin sjálv skuldi vera ein spennitroyggja fyri vinnuna so við hesari lógini so roynir mann at fjerna nakrar av teimum bindingunum sum innanhýsis ella sum sum sum binda aktørar inni í vinnuni soleiðis at tað verður meira meira fleksibult øeg

eri ikki samdur við jørgun niclasen tá ð jørgun niclasen sigur tað at grundin til at hendan her lógin kom í gildi at tað er tí at onkur kanska bara eitt sindur hevði eitt sindur ilt í afturpartinum av at onkur skuldi tjena pengar tí tað hevur ongantíð verið yvirhøvur ætlan v kanska kemur ikki ein króna inn tey næstu tíggju árini men so tað tí at vinnan koyrir sum hon skal og hon betalir sær skatta tívinningi sum hon hevur og at

men eg eri eitt hundrað prosent trikkur uppá at visti mann ikki hevði havt eina sovorðna lóg so hevði tað farið fleiri handlar fram og so kann mann siga er tað gott ella ringt ve í mínum í mínum moktykki so eru tað nummar eitt tað er tað at pengarnir arbeiða inni í vinnuni og at tað er vinnan sum skapar avkast tað er ikki veiðu loyvi tað er ikki veiðu rættindini sum skulu skapa virðini í í vinnuni eitt veiðuloyvi tað er eitt loyvi til at tjena pengar tð tað e taer eitt loyvi til at virka tað er ikki tað sum skal verða avgerandi fyri um ein vinna yvirhøvur er aftraktiv at koma inní ella ikki í hesum førinum tá okur tosa uppisjóvarvinnuna so er hon tað so tí er tað neyðugt við einari sovorðnari skattalóg sum okur hava

kemur nakað fær nakan nægrantíð at koma inn vvið hesum her eg haldi eg havi svarað upp á tað fyrr nei tað tað er ikki sikkurt á tað kemur nakað inn tað kann vera at tað kemur okkurt smátingum vissu onkur e lítil eigari sælur ikki burturúr men okur vita tað at tað eru altso fleiri av teimum samtøkunum sum í dag ráða yvir øgiliga stórum ognum sum upp á eitt elannað týspunkt fara at skula antin seljast ella skal tað handlast um generatiónir ella skal tað splittast upp upp á aðrar mátar og vissu tá rættindur flyta hendur yvir til triðja persón jamen so skal tað sjálvandi betalast skattur av tí sum er veiði rættindaparturin av av tí av

sagt her eru fleiri góð ting í akkrad hesi herlógini hon hevurhon bleiv hon hevði ein tungan burð tað var leingi at fáa hana frá tí at mann samtykti tað at mann skuldi hava hana inntil hon so endiliga kom og tað var tí at hon var øgiliga trupul hetta er ein trupul lóg og hon hevur ikki víst seg at vera minni trupult hjá øumsitingarliga partinum sum er taks sum skal standa fyri umsitingini

ø eg haldi ikki at eg fari at siga so nógv meira umaftar tað verður hon kemur í fíggjarnevndina og har verðrar har verður ið hvussu so er fleiri hoyringspartar tiknir inn at at nágreina hvat ið tað er sum hon sum broytingarnar viðføra og sikkurt nokk eisini nakrar ella um um ella um nakrar konsekvensur av av hesi her lógini som mann kann fáa nágreinað betur frá møguluvís taks kanska frá frá øðrum pørtum eisini takk fyri
ja takk har vóru nakrar viðmerkingar høgni í hoydølgerðsval
frú forkvinna eg skal ikki fjal úta yvir at eg eri heilt ómetaliga vónsvikin av sambandsflokkinum tí at eg helt at hóast okkara ósemjur um um hvørt tað føroyska fólkið skal hava ræði í føroyum ella ella danska fólki so vóru vit hvussur samd um attilfeingi er ogn føroyafólk sog er ikki ein spikulatiónsvøra hjá nøkrum fáum fyritøkum men sambandsflokkurin hevur fullkomiliga haldi eg sagt ósagt við føroya fólki tey hava sagt at tey ætlau at gera nakaðog nú hava tey latið upp fyri øllum og tí fari bar at spyrja erhard joensen um hann hevur fingið um hann hevur fingið uppskot til hoyringar áðrenn tað varð lagt niðan ám tingi tað er ikkieintil hoyringar hjá øðrum og um eisini jóhandal sum skilji enn í partur av sambansflokkinum eisini hevur góðtikið hetta uppskotið áðrenn teiy kom niðan
ja takk erharde joensen ger so væl
nú haldi at at at jørgn niclasen segði greitt áðrenn at at tað var ikki farið til hoyringar vanligvís fara skattalógaruppskot kanska ikki til hoyringar áðrenn tá ið tað er tá ið tað eru hol ið skulu skulu tippast ella ella viðurskiftir ið skulu skulu broytast men eg haldi at at høgni hoydal er øgiliga skeivur á í vi við sínum sjónarmiðjum tá i hann sigur at hann er so fruktiliga skuffaður av sambandsflokkinum altso okur kunnu gott vera ójavnur á málið um nógv og men at skatta tilfeingisrentuna hevur sambandsflokkurin so í hvussu so er sett á brettan tað hevur tjóðveldið ikki sæð tað brettan tað var eingin serskattur á sølu av veiðirættindunum áðrenn hendan her lógin kom í gildi frá
ja takk so er tað jørgen niclasen ger so væl
frú forkvinna altso undanfarna samgonga gjørdi eitt eina fiskivinnunýskipan sum var eit klútateppi og har deildi mann hvat eg haldi tæir plagdu at siga fýrs prosent tar deilda út til reiðaríir og so kundu tey selja sínámillum sum tey vildu hvussu var tá javnaðarflokturin ráddi fyri borgun og tjóðveldið kundi mann ikki tá bara selja uttan at rinda nakran serskatt altso var tað ikki soleiðis at tað var eingin serskattur tá at henda samgongan sum er komi til so betalir mann skatt av teimum pengunum mann tjenarivinnuni umframt at mann tað betalir eitt tilfeingisgjald sum nú liggur í føstumrømum umframt at selur mann so rindar mann skatt eftir hesari lógini serskattalóg men var tað ikki soleiðis at tá javnaðarflokkurin í tjóðveldissót so kundi mann selja rættindir sínámillum og um mann rindaði onga skatt altso burdi eg ikki verið tónleikur í orðni høgni hoydal annars síðan høgni hoydal niðurger sambandið so má eg rósa tjóðveldið eg haldi tað eru ótrúliga væl egna at sita í andstøðu
ja takk er rar joensen ger so væl takk fyri
frú forkvinna ja tað kann bara sláast fast við tíggjutumma segmi at tá ið tjóðveldið sat í samgongu síðst tá bleiv tá blivi fiskirættindur útlutaði og tá var eingin serskattur á um veiðurættindur blivi seld tað er fakta og meira piøst man ikki a siga um tað takk fyri
takk næstur at røða er høgni hoydal
frú forkvinna tá ið bara ósavnurin er eftir tá eg má nokk so trýstur hog nú fekk eg høvið til nettaupp á rætta tað sum eg haldi jørgund niclasen pressaði erhard joensen til at siga ósatt um undanfarna samgonga samtykti eina fiskivinnunýskipan hon bleiv í stóran mun skulu vit siga tað ampoterað serliga av ávísum partum a javnaðarflokkinum men hon hevði ta reglu at tað var landið sum bjóðaði tilfeingið út var hú gildi enn so hevði helvtin av tilfeinginum í dag í uppsjóvarvinnuni verið boðin út av landinum sjálvum og hon segði tað at skuldu fiskirættindini annars avhendast í øðrum liði so skuldi tað eisini bjóðast út umvegis aan almenna marknaðin og so hevðihon eina brúksskyldu so skuldi traðka í gildi í hálvt annað ár aftan á lógin kom í gildi hetta er alt strikað tað var ikki loyvt at keypa og selja í teirr í teirri lógini men í tí fyrstu tíðini tá var tað eisini so sum vit síggja í tað at atreiðaríir avhendaðu rættindi fyri eitt ár senn tað passar men tað hevði verið tðgað so skjót s brúkskildan kom í gildi nú her henda samgongan avtikið brúksskildina hon hevur sagt at tilfeingið er ner sum var ógnførafólk s eru nú privat ogn hjá nøkrum fáum fáum feløgum í tólv ár rulllandi enntá við útlendsku kapitali og so má eg sagt tað skal kunna seljast millum tey privatu tað svarar til at eg leiði at eg láni grannanin hjá mær bilin og hann selur enin víðari dagin eftir og koyri vinningina í lumman og so er sambandsflokunsan nei nei nei nei visu tað hendir so skal tað betala sein skattur og tetta var tað tað fór til væl uppá og tað spillaðu fólki inn og rarerar joense en rætt at sambans fokkum tosaðu um at taka tilfeingisrentuna inn hetta va uppskotið hetta tekur nú eisini og broytir alt tað sum man heu roynt at billa fólkið inn at ja jamlandið skuldi fáa ein partur saman við sølur tí at hetta uppskotið tað ger tað at tað skal verða sum tað verður sagt tynamiskari vit vil sama tinamiskar vinnu og hví kann ann ømnámiski vinna vera har har tú keypir tað rættindi á einari uppboðssølu ogvisu selur av selur tút á ein almennu marknaði nógv meira tínamiskt nógv meira opið nógv meira marknaðarkent tað vilja tit ikki og so vig keypa hetta undarliga uppskotið og eg fari at loyva mær frú forkvinna at staðiliga mæla fíggjarnevndina til at samskifta við landstýrismannin og kanska lógartænastan í tinganesi og lógareftirkanningina her í húsinum tí eg havi øgiliga ilt við at skilja hetta uppskotið er komið niðan á ting tað hevur so mikið grundleggjani lítið bjarni hammer nevndir bara hetta viðtað ikki verða til hoyringar tað er so tað tað er tað kann mann gott forsvara í summum skattalógum har mann roynir at at tippa eitt hol tað haldi e rard joensen segði men hendan hetta uppskotið gevir jú bara ein stóran stóran skattalátta einaferð afturat um so er at nakar skuldi funnið upp á af selt eitt loyvi í vinnuni har tey í dag selja tey bara fyri eitt ár í senn vit hava fingið privatar uppboðssølur heldur ena almenna upboðssølu tað gongur fyri seg hvønn dag tað r ikki einkrónua komin í kassa na tíð og tað vil siga sum eg siga at at at mann fór til væl upp á at at ræða fólk við uppboðssølu kalla fólk fyri kommunistar og hvat man finnur uppá men tað sum hanhevur fingið tað er bara privatar uppboðssølur har ið eigarin av tilfeinginum føroya fólk færa ikki tilfeingisrentuna inn og tað hevði tað verið í einari sunnari vinnu og einum sunnum vinnupolitikki tað er tað sum onnur lond gera við annað tilfeingi tá ið vit kunnu nevna juoljutilfeingi norra ella mann tekur tilfeingisrendina inn tí hon er ikki partur av enum sunnum vinnulívi eitt sunt vinnulív tí tað s skapa virðiborðs tilfeinginum tað tað skapar meira og meira virði tá harvar eit gott felag sum sjávandi kann seljast við tí gu øðrum sum er í har tann aktivum sum eru men sjálv atgongdirna fiska

at fyrst lumpa mann fólk tleit væl og sigur at mann skal hava tryggar karmar um fiskivinnuna og eg kann upplýsa tinginum at teir so so nevndu tryglur karmarnir hjá hjá hjá vinnuni sum serliga er bara fyritey stóru reiðaríini meðan øll h hini royna hvønn dag at at at yvirliva har eru síðani teir broyttu sjóðfeingislógina og seinni samtykt hesa lógina so eru tað í sjóðfeingislógini gjørdar umleið hundrað og níggjuoghálvfjerðs broytingar upp á upp á umleið hálvt annað og í hesari lógini verða nú gjørdar tjúgu fimmogtjúgu broytingar sum vit eru uppi altso omanfyri tvey hundrað broytingar og skulu vit rokna leysliga lat eg siga tað tað er ein broyting fjórða hvønn dag er tað tryggir karmar er tað tryggir karmar fyri tann fyri ta ungu kvinnuna sum ætlar sær at fara inn í fiskivinnuna og og gerast partur av at vinna burturúr og skapa nýggj virði burtur úr tí virðismikla tilfeingi sum svimur í sjónum sum vórð harðrur og skapt nei tað er ikk tryggir karmar fyri tey og nú kemur so etta uppskoti her og at alt endamáli hesum uppskotinum her tað kanngott vera tey nøkur góð ting ví hesum til dømis hat mnn nevnir sansførkreising tað er fínt men alt hitt tað skal bara gera sigi eg hav eg havi ofta nevnt tað fólk hava lisið nítjan hudrað djór ce orvel har mann bara finnur eitt eitt nýtt mál mnnkalar fyri nú spik har mannaná at sum an kalla fyri black wit mann kallar tað sum mann kallar tað sum er hvítt fyri svart og tað sum er svart við hvítt og tað hava vit longu dømi um her nei nú eru tað nakað sum eitt umbíti vistað er umbýtið av kvotum so skal tað ikki skattast hvat merkir tú tað merkir tað so tað at eg gevi tíggju tons av makreli til eitt annað reiðarí og fái hundrað tons a sild afturfyri so er einkki skattur soleiðir sum lógin e orðan nú kann lansýrsmaðurin rætta meg um e fara skeivur og um tað er onkurtað sitar við veiðurættindi sum ikki hevur eitt skip so kann hann koyra tey veiðurættindi inni eit annað felag

og tá verður tað skættingin verður grundað á tann tann avtalaða prísin millum keypara seljara altso er hetta haldgóðu lóggáva í tvey túsund og veyogtjúgu eina føroyskar skattalóggávu kann eg loyva mær at minna á at hvørj einasti persónur í føroyum uttan kanska fimm promilju av fólkinum tey gjalda sín skatt hvønn dag tykkara børn kunnuikki fraút at arbeiða utan tey betala skatt og mveg og arbeiðsmarknaðarkjøld og so framvegis so framvegis fvegis og tey verða straffaði hart um tey ikki gera tað men hendan lóggávan nei nei nei nei tey sum hava fingið á tilfeingi frá hesari samgonguni fyri einki fingu fyrsta skaldaa upp á trý hundrað milliónir nú kanska ja vit kunn ikia góð seta talufá tað nei nei tað egskal kispalskatt átæy skulu gongu betala fyri at fáa atgongdina til tað tað iki sjálvi helst sum tey ikki sjálvir skapaðu vinnuliga hví

fáa vit nú nei tú kann tú kannt koyra veiðurættindur vilt tú bara taka tað dømi tey fáu tonsini av av sum sum tíbetur vóru varðveitt sum onnur kundu koma framat enn tey sum hatar framanundan tey skuldu nú blíva varandi loyvir beinanvegin tað kanst fáa eitt loyvi frá landsstýrinum í dag uttan nakað gjøgnumskygdni tú kanst selja tað víðaridagin eftir uttan to nakrantíð sett fót á dekk ella skotið trol út ella ella sett ein standard oy eni lína tú kanst gera dagin eftir og so eigur knappliga en tórur felagi hvussu nógv viður yvir tyvurskifti tð kanstú taka lán uppá tað virðið veksur við tí ttað kena nógv tað eru dugnalig fólk tað kena tey teir kundu helst kena meir tú fært ett ølulingarneri tað veri ikki k hatta øðrvísi nn vanligu kapitalskattur skatta lættari enn ein enn ein eldri kona ella ein ungur maður sum fer til arbeiðis hvønn dag hetta eru føroyar í dag og eg eri so ófatiliga vonsvikin av at tað veruliga skal eydnast at lumpa føroya fólk og eg haldi eisini at heila flokkar inni her tí eg trúgvi ikk upp á at sambansflokun meinar hetta her eg kann ikki eghsikil forhandla við sambadsflokkin í í alt tvey túsund og seytjan har vit vóru tríggjar ferðir samd um eina fiskivinnunýskipan har sógu løgmaðuri legði frá í síðslu tann sum nú er løgmaður tí tað søgdu sjálvandi skuldu vit hava tilfeingisrentuna inn tað er tað tað sunnasta fyri ein dynamiska vælvirkandi vinnu fyri eina marknaðar grundaða vinnu tað var sjónarmiðið tað stendur eg kann vísa at eg kann vísa tykkum semjuna og so hvussu toy hava tey loyvt tað at vinnuna er ikki nú at skapa nakað nýtt nei tað er at fáa nakað forarandi ella arva tað og selja tað víðari uttan nakrað at hava gjørt nakað og sleppa undan tað skatt er hetta føroyskur vinnupolitikkur í dag í okkara høvuðsvinnu heimsins ríkasta tjóð við fiskatilfeingi og tit vita hvat avleiðingin verður tit vita tá allir ella øll at hetta verður til tað at tað verða tað færri og færri feløg sum eiga altso sigur onkur ja hah javntað rbest bara mann takur pengar út harragud hesi he hesi feløgini g skyldai væl er farin at keypa upp á ognar í føroyum tay eiga hús og handlar og bakarar og deksølur og hotellir og partabrúðu bankunum tað vita teg væl tí hetta hevur so stórt virði og vinnmast kal eisini hava tað virðið sum hon sjálvskapar hon skal ikki hava virði av tí sum vórðu hærrarskapar tað eigur fólkið og kunnu vit koma aftur til tað ella skulu vit veruliga góðtaka tað sum stendur í her

eg trúgvi atað erølga fá su egskild ikkiskilja hvat stendur í her men her nøkur dømis rokni dømir altso taðvilsiða ein grovi skattalátti og her stendur anusamanumtikið hevur tað ikki avleiðingar fyri ávísa samfelagsbólkur ela felagsskapir jú hetta hevur so djúptøknar avleiðingar fyri meginpartin av samfelagsbólkunm í føroyum uttan akkurát tey sum eiga tí hetta fer t hetta fer at atta fer at kollvelta alta føroyska samfelagið har tað verða nøkur heilt fá sum eiga ikki bara fiskirættindini men eiga allar ognir í føroyum ogteirra eftirkommar skulu arva tað uttan nakrantíð hava sett
bótadekk ella lagt eitt snøri í sjógv ja takk tað er tað tíð róna samtykkið í dag takk fyri frá okkum her eru nokk so nógvar viðmerkingar til nakrar bjarni hammari fyrst ger so væl ja takk fyri
foma forkvinna mann kann kanska leggja afturat og uttan serskapt eftir hesum her at døma eg vur líka viðmerkja tað at jnei gni hoydal legði og segði at javnaðarflokkrin hevði amponterað fyrrverandi lókanni sum bleiv samdykt í tvey túsund og seytjan har má eg líka rættani um siga at javnaðarflokkurin hevur ikki ampoteraði nakrar lóðgávuðsum var tá javnaðarflokkurin var við til at fáa eina samtykta eisini í breiðin meiriluta tað einasta sum kanska er óheppið til tað at lógin fekk seg fekk ikki lovað at liva soleiðis at hon hevði kunnað verið tað tann sínm endamáli sum varð gjørdu í eipparárini takk fyri frúði forfíðnuna
ja takk høgni hoydal gerst væl
ja nú er ikki so oftani stingið í javnarflokkin tar gjørdi í hesum førinum men bjarni hammer ska eiga tað at hann tók undir við uppskotinum hevur vart ta síðani tað sum eg var harmur um og tað nýtist ikki oku a brúkast nakra tíð uppá tað var serliga at lutfallið í hvussu nógvar boðið út og og serliga antitrossreglurnar tí tær altso vvið at mann ikkihevði tær antrosreglurnar sum vóru skotinar upp tá uppskotið komi niðan su bleiv tað so eykastórur fyrimunir hjá teimum stóru fyritøkunum at bjóða upp á tað sum boðið var út so tað akkurát tey baði tingini haldi eg vorið øgiliga óheppin men men síðani halda vit hava nærkhast okkum nógv meira ntá tað tað stríðið sum tá var og niðurstøðan er bara tann at tað uppskotið hevði tað verið í gildi og bjarni hammer hevur eisini verið verið øgiligahaldið øgiliga trúgvur at at verja tað so hevi taðals støðan verið tann í dag at meir enn helvtina av sildini meir enn helvtina av makrelinum og umleið fimmogfjørti prosent av svartskjaftim í dag høvdu verið í útboði umframt tað høvdu vit havt á hvørjum ári menningarkvotur at søkja um sum ikki bara ein landsstýrismaður avgjørdi men sum vórðu mettar eftir til tað einstaka økið í landinum sum taðvarð søkt um og kundu ikki seljast víðari nú kann alt seljast
men alt hetta er tann størsta uppboðssølan sum er farin fram í einum moderna samfelag nýggjaðari tíð og hesfør er tað bara ein privat uppboðssøla ja takk so er tað jørgen niclasen ger so væl
frú forkvina eg haldi eg fari at halda meg til sjálvt uppskoti øhog spyrja høgna hoydal pent um hann kann gera tað eisini tí tað sum eg við hesum uppskotinum er at eingin sleppur undan nøkrum skatti tað stað dragas seg um tað er sum lógin er orð í dag so kanst tú gera eina handling inn án vinnuna har ið eigarinum einki fara burturúr og tú skalt betala skatt allíkavæl hetta her broytir tað til at tú kanst gera eina slíka handling eisini í framtíðini men tá ið tú fært pengar antin tað eitur vinningsbíditalti sølu so fellir hamarið og tað er tí ið tá høgni hoydal spurdi hvussu er tað hjá vanliga borgaranum vanligi borgarin rinda skatt tá ið hann fær løn tá hann fær pengar her sigur mann persónarnir í vinnuni skulu rinda skattin tá ið teir fáa pengar høgni hoydal vil opinbarta teir betala skatt áðrennteir fáa pengar og eg veit ikki um høgni hoydal ætla sær at betala skatt áðrenn hann fær løn altso van

gesæfrú forkvina hatta er eisini partur av tí sjónleikinum sum eg haldið hevur havt eina øgiliga óleggjandi virkna fyri fyri alt sum eitur føroyskan vinnupolitikk tí at hetta við attaka tilfeingisrentuna inn sum tað verður rópt altjóða málið tað má sjálvandi gerast eina meting av ht hvat virðið atgongdin av fisku hevur og við eini við einai upboðssølu sum mann nú hevur sagt ikki ber til har fekk mann tað so inn í fyrsta liðið tað ger mann fyri soo tað eisini við at áleggja eitt tilfeinisgjald tú áleggur tað og tað er ikki tað er ikki tað erikki líktan saman við ein vanligan skatt hjá fólki sum verður sum verður skattaður av tá tú hevur staðfest úrslitið øhso tí er tað púra púra buorturvið at venda teg hann vegin eg kann bara sitera burtur úr uppskotinm her eftir hesum uppskotið skal serskattur ikki gjaldast um felagi við veiðarættindum men ongum skipiverður lagt saman við felag ið bæði eigu veiðarættindi og skip tó treytað av at einki verð ítgold til eiðararnar felagnum orsakað av samanleggingini men seinni kann tað serskattur skal heldur ikki og tá var tað bara vanlig vinnuspýtir serskat kal heldur ikki gjaldas sum felag ið eiga veiðirættnum at einki skip avhenda síni veiðiratinitil felag í eii bæði veiðirætindur skip og skotið verður upp at ásetta at umbýtið av veiðurættinum ikki skal útasa serskatt tað vil siga
hetta er ein motorvegur til at tú sjálvandi kanst sleppa utanum allaring tað tað veit ein og hvør sum er eit lítiðsindur innlit í vinnu og og skattareglur so er tað biljustinussen ger sovæl
takk fyri fri forkvinna nei tað veit ein og hvør ikki henda samgongan er púra greið vit hava avtalað at tá ið tá ið fólk fara úr vinnuni og av henda síni loyvir so skulu so skal ein serskattur fella tað hevur verið púra greitt frá fyrsta daga men tann lógin hevur verið so strang at allir øll umsetiligheit er steðga upp og eitt av amboðunum í okkara nýggju fiskvinlógaðu var um setiligheit tí hava vit sagt at tað mugu gerast nakrar tillagingar soleiðis at so leingi sum pengarnir og virðini eru í vinnu so skal skattur sjálvandi ikki fella men hann skal fella tá ið pengarnir fara úr vinnu og tað er tað sum hetta her snýr seg um er høgni hoydal ímóti at mann serskattar vinning við sølu av fiskiloyvum

nei høgni hoydal og tjóðveldsflokkurin eru fyri á einari marknaðarskipan og eg sagt sagtne at svar og eg veit ik um nakað hvát eg kund skl hava svara upp á tað í undanfarna lóggávu óansaka fólkaflokkur eynar a billa tykkum inn so stóð tað tað skuldi tú skuldi tú avhenda veiðurættindur millum tvær e reiðarí ella frá ein teila ein annan s skuldi tað eisini bjóðast út á einum opnum gjøgnumskygnummarknaðin so ein oghvør kundi bjóða hví var tað skeivt tí tá fekst tú at ásetta ein prís fyri tað so sást so kundi tú meta um á tí marknaðinum ne er nú ein eyka virðivis tútil dømis seldu skipini við hví var tað skeivt hví gera tað s innviklaðu skipanin her og tosa um at samgongan er púra greið harra biljustinussen etta hetta er tvey hundrað og seytjanda broytingi te var gjørt í lóggávuni í tvey ár er tað greitt nei tað er tí av tit lóggeva fyri nøkur fá og ikki fyri fólki í landinum og ikki fyri eina frælsa av vinnu tit lóggeva fyri ena oligaru skaða einum fámannaveldi eins og mann ger í russlandi tað er eitt faktum
ja ja takk eg haldi at mann má vanda sær um orðini næstur at viðmerkja er erhard joensen
takk fyrifrú forkvinna øeg haldi eg haldi at tað sum høgni hoydal ger beint nú hann tosar øgiliga nógv um sjónleik og eg haldi eg haldi hetta er ein sjónleikur fakta er tað at vissi mann vil hava tilfeingisrentuna inn so kanst tú gera tað við einum veiðugjaldi okur hava veiðugjaldð í dag upp á sild makrel og og svartkjafti so so er tað skrúva upp á tað vissi mann heldur hete for lítið nú jamin so skrúvar mann tað upp so fært tú tilfeingisræntuna inn hetta her snýr seg um avhending av veiðirættindum endaliga o og og tað má høgna hoydal kunna fyri halda seg til uttan at tosa um olugarskar o draga alt møguligt annað við spikulatión inn hetta snýr seg um vissi tú fer út úr vinnuni og tú selur tín part við veiðurættindum so er hendan lógin galdandi hitt við við tilfeingisrentuni ella uppboðssølu tað kunniøkur altíð vera óeinigur um men altso tú kanst bara skrúva upp á veiðirættindini nei upp á uppá veiðugjøldini so fært tú tað ta tilfeingisrentana inn

jatað er ein sjónleikur at siga tað mann kann bara skrúva uppá er tað tryggir karmar fyri tað fyrsta er tað tað rætta tilfeingisrentan nei tað má marknaðurin sjálvur at áseta og tað sum hendir nú nú fáa teit pæra privatu uppboðssølurnar tað varð sigkur kat og flæra tí um at avtalar prísir men har rindar tú í ovurstórt mát fyri at keypa tær hes rættindini frá einum øðrum privatum íserliga vist tú heldur t tú fært tær tólv ár fram ú rullandi tað veit eisini u undanfarna landsýrsmaðu fiskivinnumálnmte eitt øgiliga stórt virði og halta tit fáa haldu tit fáa tilfeinis rendina inn av tí tað gera tit ikki so hvør spælir sjónleika eg siga eg kann siga vð erard joensen eg veit at hnn er esini býrárðsrpolitikarar heldurt nakrar býrarpolitikararhr sloppi avstað við at ein einsamallur borgarstjórir segði tú skalt hava fimmgrundstyskir tú skalt hava sjey og tær konselt tey víðari dagin eftir og koyrt vinninginum lumman uttan taskatt bara við at bara bara við at kalla tað umbýtið altso reglurnar eru so ymiskar hetta er einki við vinnu at gera og tað er tí eg sigi tað at milisinur tað er hart sagt nei hetta er óligarski sum einki snýr seg um at skapa virðir men bara at selja tað kapitaliseraða virðið
av tí ognini sum t førya fólk eigur ja takk næstur at røða ella næst at røða eru o svang ger so væl
takk fyri frú forkvinna
vit hava fingið eitt uppskot til viðgerðar frá landsstýrismanninum í fíggjarmálum um broyting í lógini um skatting av vinningi frá sølu av veiðurættindum í útgangsstøðinum so er hettar ein lóg sum eg ikki taki undir við og tað gjørdi eg eisini greitt tá ið hon upprunaliga bleiv samtykt í tvey túsund og tjúgu tí eg taki ikki undir hesum her

øhuppskotið er nokk so torskilt tað er nokk so roknskapar tekniskt tað hevur ikki verið til hoyringar nú nú var bjarni hammer øgiliga hvassur í kritikkinum av tí men men eg taki fyri givið at orsøkin fyri at tað ikki hevur verið til hoyringar er at lógin kemur í gildi framløgudagin tað vil siga at verða hetta samtykt so kemur hon at hava afturvirkandi kraft frá tí at lógin uppskotið bleiv lagt fram og tað er væl tí at mann vil tippa nøkur hol og tað er ikki vanligt at mann fráboðar áðrenn at nú fer mann at tippa nøkur hol tí tað fer sjálvandi at eggja nøkrum til at brúka tey holini áðrenn tey verða tipt so eg haldi at tað kanska vera eitt sindur ósakuligur kritikkur men her er nóg mikið av grundarlagi fyri sakligum kritikki so tað kunnu vit bara lata liggja longu tá ið lógin bleiv samtykt so so var nokk so harður kritikkur í samfelagnum av hesari lógini bæði frá aktørum í vinnuni tað er kanska ikki óvæntað tá iðtaðer ein skattur men faktiskt vað reiðarafelagið altso tað hoyringsskrivið sum liggur í uppskotinum tá frá tvey túsund og tjúgu frá reiðarafelagnum sigur klárt at teir vilja heldur hava eina kombinatión av veiðugjøldum og og kanska eyka partafelagsskatti vit hava eisini aktørar úr vinnuni sum uppá skrift hava sagt at við hesari lógini so gongur mann ímóti tí ynskinum at fleiri skuldu sleppa inn í vinnuna tað var jú eitt av av teimum málunum sum mann segði seg vilja fremja at tað skuldi vera nemmari hjá øðrum aktørum at sleppa framat tí at hendan lógin avmarkar hugin at selja felagið føroyskir grannskoðarar vóru inni í nevndini og komu eisini við einum skrivligum svari eftirfylgjandi millum annað tí at tað var so umfatandi tað sum teir vístu á veikleikar í lógini og og teir søgdu ati bæði var ggávan torskild og at tað var allarhelst fylgir av lógini sum ikki vóru nóg væl lýstar enn so at hon lógin kundi elva til dispositiónir har skattligir og felags rættarligir fylgir ikki vóru kendar og tað er so tað sum vísir seg nú gangi út frá bæði tað at mann kanska hevur verið fortrammur onkustaðni at mann vil linka sum jørgun niclasen vísti á at mann tekur skatt inn av pengum sum sum í prinsippinum ikki eru har øhogog samtíðis vísti taks á tá attakk segði beinleiðis at her eru nógv hol í

h ja altso orsøkin til at mann vil brand skatta við sølu av rættindum tað er væl ásannandi at her er yvir normalir profittir inni í pørtin av fiskivinnuni tað er viktigt at siga at tað er ikki yvirnomalið profittur í allari fiskivinnuni faktiskt er tað í í øgiliga avmarkaðum parti av fiskivinnuni og ásannandi at tað hevur so stórt virði so vil søluvirðið av rættindunum blíva ovurhands stórt og tað er tað sum mann vil skatta og har siga vit í framsókn at ja fyri ta fyrsta høvdu vit gjarna púra viljað sloppið frá veiðugjaldið og heldur fingið tilfeingis altso skatta tilfeingisrentuna við at selja rættindi á uppboðssølu tað er tað so eftir hondini lítil undirtøka fyri og tí hava vit í dag eina politiska útluting eina politiska útluting av nøkrum avmarkaðum veiðurættindum tað vil siga at tað eru nakrir føroyingar sum fáa atgongd til eitt virði sum vit her á tingi eru samd um allir føroyingar eiga so kann mann spyrja hvussu skulu vit skipa tað at nøkur fá fáa atgongd til virðið sum vit øll eiga hevði tað ikki verið tað rímiligasta at mann seldi tað á einum uppboði og soleiðis at tað sum kom inn við hesum her uppboðinum onkursvegna kom øllum sum átti hetta til góða ella mann tekur eitt leypandi gjald eitt tilfeingisgjald sum vit jú hava og tá ið tað statvek er vnármali profittur í vinnuni so er tað væl eitt greitt tekin upp á at veiðugjaldið liggur lágt og so kann mann diskutera hvussu hvar ið tað skal liggja og sjálvandi skal tað vera so at tað loysir seg atat fiska og tað skal vera ein rímiligur vinningur í fiskivinnuni tað halda vit í hvussu her í í framsókn at tað skal vera

ja eg veit ikki orila hvat eg skal eg vil siga um at ta er uppskotið eg vil gjarna eg fari at biðja um at fáa millum annað grannskoðararnar inn aftur í nevndina at greiða frá eg haldi tá tað eg só í roknskaparteknisk so kann tað øgiliga skjótt vera ting sum vit sletta ikki gjøgnumskoða so tað hevur týdning at vit fáa fakfólk at lýsa hetta her uppskot í útgangsstøðinum sum sagt eri eg slepki fyri hesum her prinsippinum við hesar her serskattalógina eg haldi at vit skuldu havt eitt eitt nøktandi tilfeingisgjald og um eg fari at taka undir við hesum broytingunum tað tað tað kemur alt annað upp á hvat ið viðgerðin í fíggjarnevndini fer at vísa tað vóru míni orð í hesum máli takk fyri

ja altso orsøkin til etta uppskotið hevur eina eina drúgva tilgongd og eina langa søgu sum kanska allarhelst byrjaði eina ferð í tvey túsund og seks sjey ella har á leið tá ið mann hoyrdi um onkrar skipasølur sum sum vórðu so at siga óhoyrdar eftir føroyskum mátstokki og síðani hevur fiskivinnan verið ja hehevur lóggávan rundan um fiskivinnuna rikist sum sum tongolo í brimið millum ymiskar samgongur og tað hevur verið trupult at útvega vinnuni eitt trygt lógargrundarlag tað sum vit øll eru samd um tað er at tað er ikki rætt at ein fyritøka fær loyvir frá tí almenna fyri einki og síðani kann selja hesi loyvini til onkran triðja part og stinga pengarnar í lumman og tí hevur mann heilt basalt sagt at slíkur vinningur skal brannskattast og serskattast og tað er tað sum vit upprunaliga hava gjørt við hesari lóggávuni men eftir at tað bleiv gjørt so hevur tað víst seg at tulkingin av tí lóggávuni sum vit hava gjørt her hon hevur havt nakrar avleiðingar sum vit als ikki høvdu ætlað vit sum hava verið rundan um at gjørt lógina og tí koma í ta óhepnu og keðiligu støðu at tú faktisk í einari lóggávu mást lóggeva ímóti tulkingarfeilum millum annað so verður í stykki trý í grein fýra sagt at umbýtið av veiðurættindum skal ikki roknast sum endalig avhending eftir hesi løgtingslóg um talan er um reint umbýti hatta er dømi um eina paragraff sum ikki bjøldst a staðið har men av tí at tulkingarmyndugleikin hevur tulkað longur enn tað sum lóggevarin yvirhøvur umhugsaði tá ið lógin varð gjørd so má lóggevarin fara inn í lógina og tulka lógina fyri tulkingarmyndugleikan tað haldi eg er eitt sindur keðiligt at mann skal lóggeva upp á tann mátan tað burdi kunnað borið til at tað var eitt betri samskifti ímillum lóggáva og myndugleikan og tulkingarmyndugleikan so mann slapp frá at seta tulkingarparagraffir inn í eina lóggávu altso umbýtið av veiðurættindum skal ikki roknast sum endalig avhending av hesi eftir hesi løgtingslóg altso hhatta burdi verið óneyðugt at sagt annars so snúgva hesar broytingarnar seg nógv um tað at so leingi sum virðini eru inni í feløgunum og gera gagn har so skal skattur ikki fellast og tað er eitt prinsipp sum er galdandi fyri allar vinnulóggávu altso tí hava vit tað galdandi at tá ið tú tekur pengar út sum vinningsbýtið so fellir ein vinningsbýtingskattur men soleiðisnar sum hendan lógin er er er blivin handfarin so fellir skattur eisini inni í einum felag taðaltso vit vita tað reiðaríini í dag eru soleðinar uppbygt at tey eiga eiga í nógvum ymiskum skipum stórskip smáskip uppsjóvarskip og heimaflotin og í nógvum førum verður tað brúkt at heimaflotin hevur gingið illa og tú flytur fíggjarliga orku frá uppsjóvarpartinum yvir í í heimaflotan og eftir tí lógini sum vit gjørdu so skal fellast skaftur tá ið hjálp kemur til eitt voykt royðarí tað er meiningsleyst tí at teir pengarnir fara ikki út úr vinnuni men teir fara inn í vinnuna fyri at styrkja ein part av vinnuni og tí haldi eg tað eri tað er øliga óheppið at tað blívur tulkað s sum at hvørja ferð tað hendir ein ela onnur flyting óðansæð hvat ja so fer lig skattur hendvog handvegg aftur og fram tað er ikki meiningin við hesari lóggávuni og tí verða vit noydd til at hava eina lóggávu sum í veruleikanum tulkar fyri tulkingarmyndugleikanum hvat hon meinarst við og tí sita vit við hesum her sum nøkur vilja kalla eitt sindur innviklað hetta er í í nógvum førum er hetta grannskoðaramál sum er koyrt inn í inn í lóggávuna og tað mugu vit bara fyrihalda okkum til soleiðisnar at vit rudda allar misskilingar av vegnum hevvur tosað um skatlvirði rokskaparligt virði søluvirði handilsvirði afturvunnar avskrivingar og alt altslíkt og hetta eru grannskoðararmál sum tað er øgiliga ringt at fyrihalda seg til vissi mann ikki er vanur at jonglera við slíkum hugtøkum og tað er eisini tí vit hava havt eitt orðaskifti í dag sum hevur verið eitt sindur meiningsleyst haldi eg tí at tað verður skotið í st ogvst og tað verður bara skotið út í luftina og ákærur um hettar og hattar men uttan grundarlag í teimum ítøkiligu teknisku broytingunum sum verða gjørdar her takk fyri frú forkvinna
ja takk ein viðmerking frá høgna hoydal ger so væl
formaður biljusstinussen sigur at nú nú talan um grannskoðararmál og annað tílíkt í eg síggi at sumt av av uppskotum er uttan yva gjørt av fólki sum hava sum hava skattligt innlit tay ysa ikki í í taks ha men eg fari at spyrja biljustinussen sum eg veit eisini er rokskaparkønur um hann hevur nakað annað dømi um í føroyskari skattalóggávu eisini fyri aðrar vinnur at mann innførir eitt hugtak sum eitur umbýtið og reint umbýtið sum ikki skal skattast so mær ljóðar tað sum mann fer aftur til eina sonevna natunaturalu okonomi sum hevur verið sum hevur verið týdningarmikið í føroyum har har tú kundi fáa ein kók frá grannanum suvíðarime men er tað veruliga ætlat v ætla tit veruliga at innføra tað hugtakið í føroyska skattalóggávu fyri okkara høvuðsvinnu sum eitur umbýtið og reint umbýtið sum ikki skal skattast altso hvat við hvat við øðrum felagum skulu ponøøðra umbýta gravmaskinur ella hvat hvat hugsar tæt fyri tykkum
ja takk billjustinussen gjørda
takk fyri fyri forkvinna tað verður skattað men tað verður ikki ser skattað tað verður bara skattað eftir vanligum reglum sum øll onnur tað vil siga at við seg í ein fyritøka býtur um ein bil við eina aðra fyritøku tí at hesin bilurin passar betur til tykkum og tykkara bilur passar betur til okkara so so fer eitt umbýti fram og tað verða nakrar krónur settar á tá ið árið verður gjørt upp í eina roknskapur gjørd og tú betalir átjan prosent í skatt akkurát sum sum øll onnur feløg og soleiðis sum skattalógin ásetir og tað er tað sama her altso viðst jú í tað ta felagi sum fiskarsildina fær eitt størri yvirskot burtur úr tí enn tað felagið sum fiskar lodnina tí tann fiskapur miseydnaðist so hevur tað felagið eitt størri yvirskot ger ein roknskap gevur roknskapin inn til skattingar og yvirskotið felagin verður skattað við átjan prosentum akkurát sum vanligt men tað skal ikki ser skattast tí at tað er ikki avhending av nøkrum loyvi sum fer fram tað er munurin

takk fyri frú forkvina tað sum ger at ein serskattalóg er neyðug tað er tá i mann hevur valt at gera ta fiskivinnulógáuna sum okur hava í dag v vissi mann hevði ta fiskivinnulóggávuna sum undanfarna samgonga legði upp til so hevðimann ikki havt fyri neyðini møguluvís at havt eina serskattalóg tá hevði tað verið tikið inn í fyrsta liðið nú hevur mann valt eina aðra skipan við at mann hevur umsetiligar altso ehavt eina eina umsetiligheit inni í fiskivinnuskipanini og so er tað neyðugt at hava eina eina serskatta lóg ein eina serskatta skipan fyri tá ið mann so handlar hesi her loyvini okur kunnu altíð vera óeinig um og hvørja hvør skipan er tann besta undanfarna samgongan legði upp til eina uppoðssøluskipan hvar ið mann tók tilfeingisrentuna inn í fyrsta liði hendan samgongan hevur valt at mann hevur eina umsetiliga skipan hvar ið tú verður skattaður upp á upp á vanliga máta við átjan prosent í partafelagsskatti pluss tað at tú hevur eina eina serlóggávu um um veiðugjøld sum jú eisini er ein serskattað skipan okur hava hann eisini innanfyri alivinnuna hvar okur hava gjørt eina serskatta skipan við tøkugjaldinum hetta er erhalda okur ein góð skipan fyri bæði land og og aluvinnuna men tá ið tað verður sagt at tá tú setir hesa skipanina upp ímóti eini uppoðssøluskipan so er tað í grundini bara ein spurningur um nær tekur tú pengarnar inn tekur tú teir inn opframt ella tekur tú tær inn tá ið fólk selja seg burtur úr einari vinnu og tað skal eingin billa inn í meg at tað sum hevði farið yvir eina uppboðssølu tað hevði sjálvandi verið uppkeypt av hesun her sokallaði oligarkunum sum høgni hoydal tosar um tað hevði eingin annar verið førur fyri ella kunnað keypt tað sum bleiv bjóðað út á einari uppboðssølu so boða skipanirnar óansað hvønn veg mann hyggur høvdu viðført tað sama tað høvdu verið tær somu reiðaríini teir somu persónarnir sum í báðum førum høvdu fingið atgongd til tilfeingi lat ongan iva vera um tað hendan lógin ella tað er broytingar sum eru sum verða gjørdar við hesari lógini tað eru neyðugar tí okur vit í gomlu lógini gjørdu ein feil og tað var at leggja forstórar bindingar á um setiligheitina í vinnuni sjálvari hon er blivin statisk kunnu blivin ófleksibul og tað er tað sum hetta her skal rætta upp uppá og tí er tað egentiligani synd at tað at kjakið fer yvir á hvat altso hvat ein onnur skipan vildi ført við sær tá tá ið okur nú standa við hesari skipanini sum okur hava í dag og hon er og tað at hendan her skattalógin sum hendan serskattalógin hon er ein supstitottur hon er eitt ein annar máti at koyra fisk ella at at at at selja tilfeingi á uppboðsølu hon tað er ikki meira enn tað takk fyri harra formaðurja takk
ein viðmerking
harra formaður eg haldi t erhard joensen royndi at koma til nøkur kjarnurmál í hesum her eg eri samdur við eni tí ati at vanda við eina marknaðarskipan eisini ta landið bjóðar út er at um tú ikki hevur antitrost og tað var tað sum var inni á mínar røðu fyrr í dag so verður tað jú ein so øliga stórun fyrimunur fyri tey sum rammanundan hava tilfeingi og hava upp í tann stóra kapitalin ígjøgv so nógv ár men so eg rokni eisti við at erhard joensen er samdr við mær útí at tá ið tit kunuleggja upp til at mann kann keypa og selja privat tavil siga fiskirættin verura í veruleikanum tað stendur endamáli við hsum her tað er at tey vera fult um setilig hvør hevur tá ráð at keypa og skal mann ikki tá royna at fáa tilfeingisrentuna inn so eg skilji ikki hvussu tað ber til at tit kunnu øsa fóra fólk upp ímóti einari almennari uppboðssølu men góðtaka at tan privata uppboðssølan kann fara fram hvønn einasta dag við tí tilfeingi sum sum sambært lógini ikki er ognin hjá tí privata men ognin hjá fólkinum
ensen
takk fyriharar formaður øtað sum er esensurin í tí fiskivinnuskipanin sum í dag er tað er tað at nú hevur mann møguleika fyri at taka tilfeingisrentuna inn við veiðugjeldinum tað stendur einum og hvørjum landsstýri frítt fyri at seta veiðugildini til akkurát tað mann hevur hug til so tekur mann tað inn sum mann vil hava í tilfeingisrentuni skattalógin snýr seg um tá ið tú selur veiði rættindur endaliga og eg haldi at tað mann skal halda fast við og ikki draga alt annað eg nýtað tað er tað sum hon snýr seg um tá ið tú selur veiðirættindur so verur tú skattaður við einum serskatti upp á hálvtrýss prosent hitt tað er ein spurningur um hvat ið hvør einstøk samgonga til ein og hvørja tíð vil seta tilfeingisrentuna til og so verður hon tikin inn við teimum veiðugjøldum sum eru so verður jú eisini tikin inn í fyrsta liðið og tað er taðtakk fyri
ja so hon fær jakob bestur vóru doðri
takfyri hara formaður eg skal ikki leggja so nógv afturat og eg púra samdur í tí sum erhard joensen sigur okur hava valt eina aðra skipan enn skipanina við at selja rættindini á einum almaari uppoðsølu tí tað sóu okur tað var ein skipan sum ikki var gagnlig fyri føroysku vinnuna og tað var meira løkna sum ein roynd eitta eksperiment sum mann ikki ordiliga visti hvat mann skuldi við tað er ongantíð verið ein trupulleiki hjá landinum kennist statið at fáa pengar inn hasin staturin g landi vil hava pengar inn tað tað tað er tað er eingin trupulleiki mann fær pengar inn við skatti og avgjøldum har sum mann heldur tað er rímiligt at fáa pengar inn tá ið mann hevur eina eina loyvispaseraða fiskivinnulóggávu við umsetiligum rættindum so er tað jú frítt upp til tað vinnurekandi handla og og handla seg fram til tað besta útgangsstøði fyri ta ávísu fyritøkuna fær til ávísa reiðaríið og tað er tann dinamikkur og tann umsetiliheitin sum má vera í eini slíkari skipan okur hava jú veiðugjøld á ávísumfiskasløgum sum tekur ein nokk so stóran part av av tilfeingisrentuni inn í landskassan umframt tað og tað var so var so ein partur av tí at okur broyttu fiskivinnulóggávuna frá at vera einum skipan við høvuðsheinini við uppboðssølu og ymiskum afturat var ein treyt eisini at okur høvdu eina skipan sum skattaði sølu tá ið teir vinnurekandi ella selja seg endaliga út úr vinnuni tá heldur mann at tað rímiligt at ein ávísur skattur fellur tað sum so verðir trupulleikin síðan lógin kom í gildið at manngjørdi kanska í so nógv av mann var ikki so neyvur sum mann átti at verað soleiðis at mann forðaði fyri tí dagliga arbeiðinum úti í vinnuni ikki tí at handla beinleiðis men tí arbeiðinum tá ið øgfunktionerað og atumbýta umbyta rættindir við við við tí fyri eygað ati at fáa mera kans mann siga fyritøkuna og fyritøkurnar og tí er tað og tí er tað burturvið at siga hetta leggur upp til ta fríu søluna og alt verður avhendað hetta er tað sama sum okur hoyrdu tá ið taðn nýggja fiskivinulóggávan kom í gildi tað bleiv alt av hendað tað bleiv endá av hendað til útlendingar sum framvegis okur hava sett akkurát tað mótsatta okur hava sett av tær føroysku fyritøkurnar hava gjørtella gera og hava gjørt íløgur í vinnuna tí nú nú hevur mann fingið eina eina skipan sum mann sum mann trýr upp á og sum mann kann handla frameftir uppá tað hevur verið tað hevur verið millum árini rættiliga nógv kritikkur at onkur skal handlast burturúr vinnuni og fara ríkur burtur úr vinnuni tað hevur ongantíð verið endamálið og tí er tað rætt at hava eina skipan sum leggur ein dempar á tað men visti tú hevur ein skipan sum har tað ikki upp á nakran máta skal betala seg ella tú ikki fyri nakað burturúr at fara úr vinnuni ella eitt lítiðsindur burturúr jamen so hangur tú við ohangur te við kanska longri enn enn tú burdi og so et dinamikkurinso binnir dinamikkurin at blíva blíva burtur úr úr vinnuni mam mán vera øgiliga varin við skattauppskotum og mann má vera øgiliga varin við skatti tað má vera ein javn má ímillum tað sum er rímiligt at taka inn í skattið frá vinnuni og tað sum og tað sum vinnan klárar at liva við soleiðis at vinnan framhaldandi kann kann endurnýggja seg og og koma víðari og byggja og byggja nýggj nýggj vinnutól hetta er avgjørt avgjørt ein bati í mun til ta lóggávu sum hevur verið og eg haldi at tað er øgiliga gott at henda lóggávan nú er komin í tingi sum ger tað kan man siga betri og nemmari at arbeiða út í vinnuni til gagst fyri okur øll til gags fyri ja til gagns fyri føroya fólk takk fyri
høvdu vit heita á eina viðmerking
harra formaður neyvan kundi egva jaku vestegard verið meira ósamdur um hansara útlegging av hvat er vinna og veruleiki her vinna skal sjálvandi hava frælsarumstøður at framleiða virðir og tað sum vit tosa um her tað er altso atgongdina til eitt tilfeingi sum ikki ein vinnaskapar men sum náttúran ella vórðu harraskapar men eg fariatspyrja jakuvestegaard umum so var at fólkaflokkurin bara brúkti eitt prosent av sínari orku til at hava somu grundgevingar yvir fyri hví tað vanliga fólkið í landinum sum ber næstan allar skattabyrðini upp í hesum landinum skuldi sloppið lættari so rokna vit tað vanliga fólkið her hevði havt tað munandi betri í staðin fyri fýra fimmoligarskar skjótt eiða alt í føroyum so hví ger fólkaflokkrin ikki tað og so fari at pyrj um hetta við umbýtinum atso kenna nakað annað dømi í skattalógávnumannm brúkt hugtakið umbýtið og reint umbýtið sum ikki verður skattað millum vinnufyritøkur
so er tað jakkabeskur
takk fyri harra formaður tað fyrsta fyrst so haldi at høgni hoydal hevur øgiliga oftani hoyrt fólkaflokkin tosa um skattalættar til tann vanliga borgarin okur jøgjøgnumførdu eina flatskatta skipan sum var heilt fantastisk fyri tann vanliga borgarin og løntakarin høgni hoydal skipaði fyri orkestri uttan fyri vð við karamellublikkum uttan fyri tingsalin tað vð var ikki inniverandi fyri larmið tað er politikkurin hjá fólkaflokkinum tað sjálvandi fara okur at leggja dent á tað at tann vanligi løntakarin skal rinda so lítið sum øgulig skatti treytin fyri
treytin fyri tí er at okur hava ein vinnulív eitt sterkt og gott vinnulív sum skapar virði til føroyskar samfelagið er samd av tí samføring at sjálvandi liggja pengarnir betur úti hjá vinnulívum sum skal skapa virði til okur øll og til føroya fólk enn at koyra for nógv av teimum pengunum beinleiðis inn í landskapssavndur og tað er munurin á mær øvundarheitan teirra formaður ja so fær erharr joensen orðið gerst vælum
takk fyri harra formaður eg ætla líka til allars seinast at koma inn á tað sum eitur paragraff ellivu a í hesum broytingaruppskotinum paragraff ellivu a sigur er formansloyvi tá skattskyldið á inntøkan verður gjørd upp og skattur verður álagdur verður sæð burtur frá óreiðiligum atgerðum sum ikki spegla ein búskaparligan veruleika men heldur hava sum mál at fáa ein skattafyrimun sum er í ósamsvari við endamáli við skattarættinum hetta er fyrstu ferð so vítt sum eg veit í føroyskari søð at hendan paragraffin er sett inn í nakra lóg hetta er ein lóg sum ásetir at fyri at tryggja at hendan her lógin her verður hildin so verður alt tað um tað sær soleiðis út ella man metir at atgerðir eru gjørdar sum hava til endamáls at fáa sær ein skattafyrimun so vil hendan paragraffin tryggja at tað verður ógildað at tað verður broytt soleiðis at endamálið við hesari lógini við lógini um skatting av veiðirættindum verður uppfyld hundrað prosent eg meini hetta sum stendur í paragraff trý í donskari líknislógini hví eg ikki fari heilt skeivur so fyri at tryggja sær at tað er rætt og at tað verður goldin skattur av sølu endaligari sølu at tað verður goldin fullur skattur av henni so manst sett paragraff ellivu a inn í eina føroyska lóg fyri fyrstu ferð nakrantíð tað haldi eg er týdningarmikið at vita takk fyri
ja takk fyri so er tað høgni hoydal sum fær orðið áðrenn landsstýrismaðurin fær orðiðger so væl
harra formaður eg vil fegin leingja etta orðaskifti tí eg haldi hetta málið hevur ómvelliga stóran týdning fyri tað framtíði ið fer at standast okkara børnum eisini okkur sum nú liva men serliga okkara børnum tí at uttan mun til hvussu vit royna at tosa ttanum veruleikan so verður veruleikin av hesum uppskotunum verður tað samtykt at tað ber ómetaliga væl til hjá einum felagi nú tá hkon bra tosa um tær stóru feløgini sum hava fingið alt meira virði undir sýn sítt ræði hóast lógin sigur at tað er ikki privata okum so verður tað við hesari samgonguni er loyvt at keypa og selja tí tman eggjarenda til tað og tann forkláringin má so roynt at pakka tað inn í at mann so skal fáa eina serliga skatting hon verður hon verður meir meira úttolað tað er úrslitið av hesum uppskotinum eg eri samduvir erard joensen hr er onkur góð grein í ellivua og ellivu b um transfurpreising og um at metingin skal altíð verða í mun til um um ein atgerð verður gjørd fyri ikki at vinna sær óreiðiligar fyrimunur í mun til at sleppa undan skatting men annars er restina av greinunum tr eru gjørdar tær eru gjørdar fyri at sleppa undan skatting heg kann bara nevna dømi í grein fimm tá einans veiðurættindi verða avhendað tað má so merkja veiðurættindi uttan skipi er tað søluupphæddin í partarnir av avtalu í grundarlag fyri útrokningina ág serskattur er hetta góða lóggáva tað fari at pyrja landstýrsmannin um frá søluupphæddini verður kostnaðurin fyri keyparættindin ið verður avhendað drigin frá serskattur upá hálvtrýss prosent fyri síðani roknaður og álíknaðiro seljaran um seljaran er ein løgfrøðiligur persónur er selja ein ein likamligur persónur verður serskat upp á fimmogtfimmogtretivu prosent avløkurnar ogtisu frá tír teirra gomlu lógini men selji e lat bara t taka eit dømi fái eg fái eg viss g ein teinmum heldur sum var sum jakob vestegaard helt hevði nóg penað frá sýru til at fáa til at fáa kvotur til vinnuligar royndir verkætlanir hóast tað ikkivar tilmælt av fyrisitingini so kann eg við hesari lóggávurni selja tað víðari í morgin uttan eg nakrantíð havi havt át skip uttan eg nakrantíð havi gjørt nakað vinnuligt tiltak uttan eg nakrantí havi havt nakran ansettan ttan eg nakrantíð havi skapt tað virð eg kann selja ta við at koyra teg inn í felagið íeilt annað felag vistu tá fái so ein ognarlut afturfyri ókey nú nú gongur tað væl hjá í felagnum sum it vóna og tær íløgunar sum eru gjørdar fara at kasta av sær ja men eg eg fái ein stóran venningavtíð eg havi ongantíð veri í vinnuni eg havi ongantíð sett ein gummustøla á dekki eg havi ongantíð nomið við ein trolposa eg havi ikki sæð eina snellu egveit ikki vat einlína er men hetta kann eg gera í tykkara skipan í tykkara skipan hetta líkist hetta líkist snøgg sagt frú forkvinna ongum og tað allarringasta er at mann nú fer at uppfinna nýggj hugtøk í føroyskari skattalóggávu tað vil gjarna hava landsstýrismaðurin greiðir mær frá tí tað kann vera at eg fari skeivur er tað nakrantíð áður hent í einari føroyskari skattalóggávu at tú innførir eitt hugtak sum eitur at umbýtið og aksentoera til reint umbýtið har tað verður greitt frá at um pengar ikki eru ímillum so verður eingin skattígoldið

kunni eg nevna mær nakrað dømi um akrar aðrar vinnur sum kann gera tað kann eg vinna fara at keypa kanna hvat eg keypa sjey lastbilar so umbýtig teir bara við ein annan og og so og so so er tað ikki ikki ikki skattskildigt tá hetta felir uttan fyri lógina síggja g at tað eisini eggjar til kreativar loysnir uttan at mista hon hjá nakran hetta er hetta er ein púra burtur við lóggáva ein púra být nei justinspassarine satta væl nei tað verður útgreinað í lógini at mann tosar um eit reint umbýti har ið ikki pengar eru ímillum skal tað verða gjørt at sígja eki hat eglegga upp til í mun til aðrar vinnurnar og hví er so stór munur á vinnunum í føroyum hví er so stórur munur á vinnunum í føroyum hvør onnur vinna færa hesar treytirnar

og síðani kann hon umbýta aktiv altso sjálvt sjálvt aktiv her sum er veiðurættindini uttan tað verður skattað kunnu eg nena mærat døma upp t nakað anað vnna h uskl gera tað og tak se tað vanliga fólkið hagstovan vísti akkvan á at at at tann sum veruleikanum rindar meginpartin av skattinum í hesum landinum tað sum vit brúka til vælferð til barnagarðir og skúlar og sjúkrahúsið og vegir

hann verður skattaður í kommunuskatti og landsskatti og arbeiðsmartarargjøldum og hvørja ferð hann keypir ein snúvspakka ela tyggigundpakkaskad rinda mvg

kunn tar ikk heldur bara býta um og sovíðar ag slpa undan at vera skattað tá tá tarinda emig hv slep g tala fyri tað sígj h iki hvan munurin ger í landinum hetta verður eitt tað størsta fámánnaveldið sum yvirhøvur er satt um okkara leiðir og tá taki e russland uppí tí nú verður tað ein privat uppboðssøla á hvørjum tanga vsum visti mann vil að og øll lógin leggur g upp til at tey stóru feløgini kunnu keypa tey sum hava nøkur smárætt indi at royna at kempa og hava rynt at kempa tey kunnu geva tað inntil tey stóru feløgini uttan himpri uttan mpr og uttan at verða goldin fyri tað tað verður avleiðingina av eg vil gjarna hava svar upp á um tað nakrantíð komin fyri fyrr í føroyskari skattalóggávu at mann innfør eitt hugtak sum umbýti ella reint umbýti sum ikki verður
tak fyri tað eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá erhard joensen ger so væl
takk fyri frú forkvina ja men tað er ikki tað er ikki ókent roðskaparliga tú býtur um tú kanst hava partabræv um býtur ímillum feløg hvar tú men og so tosar høgni hoydal um athesa her hetta her fámannaveldu sum ongantíð hevur sæð eina snellu ongantíð hevur stað í einum trolbekki ongantíð hevur sæð ein posa var tað var tað ein treyt hjá høgna hoydal tá ið hann innførdi la tá ið i skipanin við uppboðssølu bleiv bleiv innførd at tann sum bjóðaði skuldi bæði bæði hava sæð snellur og troldekk og trolposar nei tað var ikki ein treyt tað var eingin treyt tað var tann sum hevði pengar tað var tann sum hevði pengar sum slappa at bjóða og ta ð ikki veru øðrvísini enn hvat eg er í dag tey hevi vera akkurát líka fáir aktørar í vinnuni høgni hoydal og tað veitst tú gott sjálvur sum við hesari skipanini í mun til tí gomlu ella tí skipanina sum tú vildi hava
takk fyri eg skal minna á at mann skal tosa ígjøgnum forkvinnuna og tingfólk eita ongantíð tú á tingsins røðrarpalli høgni hoydal ger so væl
ja eg hugsi at v eg lurtað eftir orðaskiftinu so hevðihildu tað vera ræðuliga løgið at eg skuldi royna at siga erhard joensen sum eisini hevur verið aktivur í vinnulívinum alivinnun millum annað aðrastaðnis at vinna soleiðis sum vit í tjóðveldinum definera tað tað eru tey fólkini sum skapa virðir burtur úr at framleiða tað kundu vera tænastur tað kunnu vera meirða abstraktviður og tílíkt sum tað sjálvu skapa og sjálvanst sudi hava vinningina av tí og hava góðar umstøður men ein vinna er ikki bara at fáa eitt tilfeingi ókeypis frá landinum seta tað víðaridagin eftir tað er fyri okkum slett ikki vinna tí tað skapar einki og vist tú tekur tilfeinisrentuna inn tað er tað sumhetta málið snýr seg um so fært tú kappingina um at fáa mest burtur úr hvørjum kilo av fiski tað er tann stóra vinningurin og tað haldi eg ta tað tað helst sambandsfokkurin fyri fyri fáum árum síðani tað heldurhann iki longur tí at við at við at skapa eina kapping har tað ikki kappingur koma framat hesum her ókeypis tilfeinginum men at kapping um at fáa nakað burturúr og við at gjalda fyri tað tilfeingið vilt tú eisini fáa meira burturúr fyri at fáa tað in hinum endanum so fært tú eina virðisøking og vinnuna og tit hava fullkomiliga útrætt at era tað í føroyskari føroyskum vinnupolitikki at tað snýr seg um kapping um at skapa meira virði burtur úr hvørjum kilo og ikki at koma ókeypis framat ella kenna sínar politisku vinir og fáa eitt
eitt aktiv tú kanst selja takk fyri biljustinsen ger so vælárkvinna
altso hetta er ikki ein vanlig skattalóg hetta er ein serskattalóg fyri avhending av veiðurættindum hon er blivin tulkað soleiðis at vist tú umbýtur fiskirættindi so verður tað tulkað sum endaliga avhending av rættindunum tí skuldu tey serskattast tí verður mann noyddur til í hesari lógini at siga tað var ikki tað vit ætlaðu sum lóggávu myndugleiki at fyri tað um tvey reiðarí av praktiskum orsøkum býta um nøkur kilo av sild um makreli so skal tað uppfata sum endalig avhending av loyvum tí verir man noyddur til at gera eina skattalóg sum faktiskt er øvugt hvar mann sigur í lógini hvussu taks skal tulka hana tað er øgiliga skeivt tað er púra sannførdur um tí tað burdi verið soleiðiar at lógin var so mikið greiðar tai man iki at diskutera um men í hesum førinum má mann hava sovorðnar orðingar inni fyri at skera tað út í papp at hetta snýr seg ikkium endaliga avhending men tá tað snýr seg um um tað sum hendan lógin snýr seg um tað er tá ið mann selur endaligar loyvir so skal s
takk høgni hoydal gjørt so væl ja og eg
spyrja aftur hvør onnur vinna í mun til okkara skattamyndugleikar sum eg veit gerast as stórt arbeiði marav av paragrafunum her eru eisini gjørdar av fólki sum hava innlit ískatt hvør onnur vinna kann siga nei nei eg eg skal ikki eg skal ikki viðurseta míni aktiv eg kannvera býta um kann alivinnan býta sjey hundrað tons av lær laks se um í dag til eina ella aðra fyritøku har er eingin rokskaparlig meting av tí altso heta evur fullfullkomiliga burturvið tit eru farnin so langt út at tað at hað ta iki gevur meining í einum framkomnum samfelagi umboðið kann fara fram tað gera tit longu í dag fyri eitt ár í senn vistu tað tað snýr seg um tit tosa um umboðið tið so skalt vera endaligt tað e tað tiy gera men tað skal ikki skattast sambært h sambært hs nógvá skal tað ikki skattast siga tit og tit síggja kki framvegis ikki husulangt út het er og nú fara eg løgmaðu at koma upp o a toa han um og í landsursmaðurin trygvi fer at vera meira greiður tit spæla ein stóran sjónleikk ii føroya fólki har tit hava givið felagsognina til nøkur fá ikki til summiat hann fáa nógv virði burtur úr tíbetur men har tit eggja til at tað skal loysa seg betur at liggja og selja nakað tú ikki gjørt nakað við enn at skapa varandi og økjandi virði burtur úr hvørjum kilo av fiski takk fyri
takk fyri kristian andreasen ein viðmerking ger so væl
takk frá formaður tað er í hvussu heilt sikkurt at høgni hoydal hevur ikki nógv skil fyri skatti og eg kann greiða honum frá at tað eru nógv døgurðir í skattarættinum kann mann býta um vit hava samanleggingar vit hava spæltingar skattafrýðar ja so tað er hópur av sámarregnum til í skattarættinum men tá ið høgni hoydal var landsstýrismaður í fiskimálum tá kundi eg liggja á sofuni uttan at eiga eitt einasta skip og selja míni rættindur sokalla rættindahavar aðrara fiskafirði og hvar eg kundi liggja á sofuni og roykja eina stóra sigar og tjena trýss prosent av vinninginum uttan at hava nakað við vinnulívi at gera uttan at vera uttan at vera fiskimaður eiga skipar nakað um tað var tað sum skapti rúmd fyri og har var eingin skattur eingin ser skattur ikki eingongd tað klára tú helst at innføra takk fyri
takk hagnýta ger so væl
eg segði ár vónsfikkina v sambandsfokkini eg veit iki mær í vósfur o vónsføkkina kritin andreasen siði eg havi verið oriliga harðliugur við hann eisini men tað ertað ótrúligt at mann kann liva s í síni í síni egnu verð og skapa sínar mytur í okkara í okkara fiskivinnulógu gávu kundi tú bara selja rættindi víðari vist tei fóru um at almenna marknaða men áðrenn brúksskildan kom í gildi so var tað akkurásum nú at teir kunnu umbýta kvotu fyri eitt ár í senn tað gep tað hvønn dagn í dag so vsi khristin andreasen pástendur at tað var ein sofa søla hjá okkum so kundi hon nokk fara fram í hálvt annað ár inntil brúkskildan kom men tit hava gjørt tað til prinsipp so tann sigarroykjandi seljarin hjá khistin andreasen hann hann er ritaður í stein í tykkara egnum lóggávu so o so so viðgerðin um málið og viðgerð ikki persónar tað rokni við nýggjum formaður í fólkaflokkinum fær at læra seg so spakuliga
takk fyri tann næsta røða er løgmaður ger so væl
takk frú forkvina eg skal halda meg til málið og tað haldi eg hevði seymt seg eisini hesun orðaskiftinum í dag eg eri stoltur av hsum lóggávuni hetta er fyrstu ferð at mann er innført ein serskatt á sølu av veiðurættindum ja sum er ogn føroya fólx og tað merkir at ífall at rættin verða seld so fella hálvfjerðs prosent til landið til almennu kassarnar hálvfjerðs prosent út v út við hálvfjerðs prosent til almenu kassarnar tað er áðrenn vist ta skal í privata lummar sum høgni hoydal plagir at orðasg gjøgnum formannin forkvinnuna og tí undrar tað meg r at mann hoyrir í orðaskiftunum hetta er fyrstu ferð í føroya søgu at mann kann býta um ella býta um virðir ella aktiv uttan á skattur fellur og sovíðari at tað er málið tað snýr seg um ífall at mann býtur um rættindir tá stendur reint umbýtið so stendur víðari viðmerkt at tað skal sjálvandi hava sama virði rættindini skulu sjálvandi hava sama virði og tá fellur eingin skattur heldur ikki um so er at mann umbýtur aktiv nú blívur lastbilar nevndir vissu tvær lastbilafyritøkur býta um aktiv lastbilar fyri eina millión tann eitann eina og hini yvirtekur hin og tað er sama virði so fellur eingin skattur eftir vanligu skattalógini og tað sum eg haldi er heilt serstakt við hesi lógini er at vit her skatta eina vinnu okkara høvuðsvinnu við einum serstkatti tað er heilt serstakt tað er eingin onnur vinna sum eru í skatt á hendan hátt í føroyum so hart fyri tey rættindini tey hava og so kann mann so siga ja men nú bleitur mann so upp upp á tað sum var ja tað er rætt mann bleitur upp tí hin lógin steðgaði øllum handlin tí tú kundi einki gera so fall ein skattur taðvil siga var tað soleiðisnar at eitt reiðarí til dømis ætlaði sær at keypa eitt nýtt skip og teir manglaðu kapital til at fáa innfría ta skipið ella at fáa lán til ta skipið fáa gjaldføri so var tað ikki møguligt tí so fall ein útsettur skattur á felagið og tað bleiv tekniskt kann man siga negativ eginogn og tað gjørdist tað sambært nøkrum at mann ikki kundi fáa fígging til ein nýggj skipakeyp til at modernisera seg til at modernisera og forbetra og effektivisera og era gera flotan grønari hjá okkum tað er ikki endamálið við lógini endamálið er at um so er at onkur selur seg út úr vinnuni sleppur hann ikki at koyra sølupeningin í privata lummar áðrenn tað kemur út til privatpersónin so fellur ein skattur á úti við hálvfjerðs prosentum

og fyri at binda um heilan fingur so er mann fyri fyrstu ferð í føroyskum skattarætti ásett eina kann mansiga eina trygd fyri at um so er at onkur transraktión verður uppfunnin sum skal umganga hendan her serstakliga høgaskattin hendan serskattin so fanga tann paragraffin og tað er fyrstu ferð í føroyskum skattarætti at mann setir eina sovorðna heildar reglu inn har mann sigur tað at um so er at onkur fyriskipanin er har mann roynir at umganga endamálinum í lógini har mann vil serskatta sølu av veiðirættindum so fanga tann paragrafin so eg vil siga at endamálið við lógini tá hon bleiv samtykt varð at leggja ein høgan serskatt á sølu av veiðurættindum og tað endamálið er statvekk galdandi í lógini og endá hevur mann nú sett inn at um so verður at ein søla fer fram ein transaktión verður framd sum er gjørd onkursvegna fyri at umganga lógina so fangar tann heildarparagraffin og sigur tað at so fellir hesin serskatturin allíkavæl so eg vil bara siga at hendan lógin er ein trygd fyri at tað er almennu kassanir sum fáa bróðurpartin um so verður at onkur ætla sær út úr vinnuni og ætlar sær atstinga peningin í lumman fyrst betalir mann sín vanliga skatt av yvirskotið og øllum tí sum har er síðani betalir mann hálvtrýss prosent í hesum her serskattinum og um so er at pengarnir skulu betalast út í privatu lummarnar sum onkur kalla tað so verður harumframt fimmogtretivu prosent goldin í vinningsbýtiskatti tað er soleiðis hesin skatturin sett saman og tí er eitt ein sera høguð skattur serskattur á okkara høvuðsvinnu í hesum førum veiðurættindi og hitt við at nú er mann slept øllum á gólvið og so víðari tað kjakið fari eg ikki at siga so ræliga nógv um uttan at bara staðfesta at hendan lóggávan er ein serlóg sum tekur ein sera høgan skatt inn fyri sølu av veiðurættindum áðrenn teir pengarnir enda í lummunum hjá privat persónunu so eg haldi ikki eg havi meira skoyt up í hetta málið takk frú forkvina jatak
og tað er erhard joensen sum hevur fyrstu viðmerkingina gjørt væl
takk fyri frú forkvina tað verður sagt upp aftur upp aftur her at hesi her umbýtini hava skapt øgiliga øgiligt kjak í akkurát hesi her lógarbroytingini sum er og at hetta her er nakar heilt heilt serstakt men er tað ikki soleiðis at at at tað er nokk so vanligt at mann hevur skattafríar samanleggingar í í vinnulívinum áá øllum økjum innan fyri allar brainskir og at hetta r nakað at at hetta her ikki er nakað ov nikt sum nú hevur sníkt seg inn í eina lóg fyri at kunna umgangast nakran nakranserskatt takk fyri
taðvur ger so væl
jú øh tað er púra vanligt at tú gert millum annað partabræv umbýtir tað hevur ikki verið nøkur tú kanst eisini kloyva feløg altsu tavsið eitt felag blívur til fleiri ella tvey ella fleiri og tú kanst gera ja skatta fríar samanleggingar og so víðari so tað er ikki nakað óvanligt og tá tað er virðið fyri virði so verður eingin skattur altso tá tú handla vørur nú er sjálvandi pengar ella eitt virði í krónum og oyrum verður ofta sett á taðr fyri at gera tað neyðmari at rokna og tað verður tað eisini í hesum førinum vistimann skalt býta ja makrel um við tosk ella svartkjatt um við sild ella hvat tað so er so verður tað sett á virði og tá virðið er eins so er tað ein handil beint yvir eingin blívur ríkari eingin blívur fátækari og tí fellur heldur eingin skattur í tí førinum til almenni kassanar men er tað soleiðis at tú einvegis selur fyri ein nógva hægri virði so fellur ein serskattur ein sera høgur serskattur í almennu kassanim

frú forkvina eg fari bara at minna løgmann á at hann hevur sum løgmaður skyldi hatta havta satt fyri tinginum og ikki standa íbilla fólkið n ftyrer in atað er ein ein skattu upp á hálvfjerðs prosent soe tað passar ikki hann roknar eisini eisini vinnusputisskatt upp í atur a et eitt jú ett j skeiv tala yvir fyri løgtingsfólki yrfyri føroyafólki og so fari egbara at spyrja einafer afturat um hann kann vísa mær h hvørjari aðrari skattalóggávu at eitt hugtak sum hettar umbýtið á veiðurættindini skal ikki roknast sum endaliga avhending eftir hesum løgtingslóg um talan er um eitt reint umbýti kann ann vísa mær at tað finst í nakrar aðrari skattalóggávu í føroyumtak
løgmaður ger so væl
ja takk fyri forkvina til tað fyrsta so er tað út við hálvfjerðs prosentum áðrenn peningurin endar í privatu lummunum soleiðisnar sum høgni hoydal plagar at kalla tað gjøgnum formannin seðis veiðurættindi verða seld tað er so tú betalir fyrst ein ska fyrst betalir ppartafelagsskafin uppá átjan prosent men tað er so tað tað er í felagnum ogsovíðari síðani betalir tú hálvtrýss prosent tá peningurin fer víðari í hetta felagið og um so er at privati eigarin skal pengarnar út so betalir hana aftur fimmogtretivu prosent og tað gevur út við hálvfjerðs prosentum í samlaðum skatti áðrenn peningurin endar í hesum her privatu lummunum sum høgni hoydal plagar at nevna tað tá tað kemur til roynt umbýtið so er tað soleiðisar í handli og vanli at tá tað í virði fyri virðir so setur mann eitt virðið á og so verður tað býtt um og har fella ikki eitt gjald ímillum tí til dømis tann eini fær ein laspi sum verdi eina millión og hin fór ein buss sum var dir eina millión so er einki gjald millum og tað fellur eingin serskattur ella skattur hjá hvørgunnapartinum
hacrú vang ger so væl eg ikki
fyri at løgmaður er stoltur av hesari lógina eg skal bara minna á at bæði reiðari reiðarafelag landsbankið búskaparráð øll ávaraði móti hesum uppskotinum umframt at bæði taks og felagið grannskoðarar vísti á lógar tekniskar avbjóðingar sum jú vísa seg nú og lúr meg um hetta er síðstu ferð vit fara at tippa hol í hesari lóginivissimann hevur tørv á at brandskatta yvirmálan profitt so eigur tað at vera gjørt leypandi og ikki upp á hendan mátan sum ger vinnuna so óflexipla hetta tænir ongum annað enn einum undarligum politiskum kompromi takk fyri
løgmaður ger so væl ja
takk fyri forkurina ja eri eg stolt av so lóggávuni eg kanska ikki tað rætta orðið at brúka eri eg rættiliga stolt av prinsippunum um at vit nú hava fingið innført ein serskatt hava tú siga tá rættindir veiðirættindir verða seld sum eru á oggføroyar fólk so skal peningurin enda í mesta munini almennu kassunum tað prinsippið er eg stolt av eg veit væl til dømis hvat ið hvat ið framsøkuni vildi eg hava vildi eg ynskt og eg veit eisini hvat ið aðru flokkar vildu ynskt og sovorðið er men har fekk mann ikki semju í undanfarna samgongu yvirhøvur um at seta nakran serskatt á men tað hava vit so klár hóast alt í hesi samgonguni hóast tað kundi verið gjørt á eini sikkurt eini smidligari hátt um so mann siga men so er tað aftur at har diskussiónin um at taka alt inn við fyrstu hond ella um mann skal taka tað við sølu tá akting verður selt og so er tað ein heilt onnur diskussión men ja sikkurt hevði mann kunnað gjørt tað simplari men hetta var so tað kompromiðið mann fekk ígjøgnum politiskt
takk fyri tann næsti a røða verður uni rasmussen landsstýrismaður ger so væl
takk fyri ja eg kanni beginna við at bjarni hammer var ógvuliga kritiskur um hetta at e ikki hevði veið ú til hoyring og har var rut vang inni á orsøkini til at tað ikki var úti til hoyring og tað passar sum ruttvang var inni á at at tað er orsakað av tá tað er skattamál so er tað rættiliga vanligt at mann ikki koyri út til hoyring tí tað er galdandi frá tí at tað er lagt fram so tað er orsøkin so tann kritikkurin haldi eg ikki er rættur at koma við og so er tað hetta sum høgni hoydal snakkar um við hesum umbýtunum um tað stendur í nakrari aðrari lóggávu ella ikki tað veit eg ikki men í hesum førinum hevur mann í hvususur brúk fyri tí orsakað av at tað verður skattað so ógvusliga sum nú er so setir mann hetta inn soleiðis at sum tað hevur verið at visi mann býtur um til dømis sild og makrel líka soleiðis eina sovurliga nøgd at tað ver sama virði so hava báðir partar mága betalt nógv í skatti og tað er tað mann vil broyta uppá soleiðis at mann ikki pjøgast at betala skatt tei man býtur um upp á tann mátan at tað er sama virði tí so blív tað líka sum í øðrum vinnum sum nevnt var um tveir býta um lastbilar at so betala teir heldur ikki skatt tá ið teir býta um har er tað ikki neyðugt at seta tað í lóggávuna tí teir betalað ikki hendan her serskatt so tað er orsøkin til at mann hevur brúk fyri at seta tað í lógina herbeint so um tað stendur í nakrari arari lóg tað tað dugi eg so ikki at siga men tað er orsøkin til at mann hevur brúk fyri te í hesari lógini og tað at mann hevur hetta lógaruppskotið er eisini fyri at gera tað meir fleksibult í vinnuni ikki tað at mann skal sleppa undan skatti men fyri at mann skal kunna arbeiða í vinnuni til dømis vist ta eru tvey feløg sum ikki klára so væl og hava hug bara at leggja saman og vænta upp á tann mátan at kunna klára seg rímiliga væl so hava tei møguleika til tað uttan at báðir partar skulu betala nógvan skatt so tað er sovorðn ting sum hetta skal broyta uppá men visti mann tekur pengarnar út úr vinnuni tað er tá mann skal skatta skatta pengarnar hart so tað er endamálið við hesum at mann ger tað meir fleksibult upp á tann mátan at mann skal kunna leggja feløg saman um mann kann býta um sama virði av fiski og at mann kann koyra kapital inn í eitt felag uttan at ein stórur partur av tí skal fara í skatti men tá ið mann so tekur ta útaftur ja so er tað meiningin at tað skal skattast so hetta er endamálið við hesum uppskotinum at mann skal kunna fáa arbeitt betri og fríari í vinnunitakk fyrija takk
að er ein viðmerking frá bjarna hammer
áhja takk fyri harra formaður far til una rasmussen sum vísti á mínar viðmerkingu um tað ikiatver til hoyringar eitt er tað tað verður víst á at eg ikki bler til hoyringar men tað verður so víst á at visu tað hevði verið til hoyringar so kundi tað for
komið endamálini við sjálvum uppskotinumkann landsstýrismaðurin greiða løgtingið frá hvussu hetta her uppskotið sum hevur so stóran týdning fyri ja fyri nógv fólk og fyri fyri landsstýrið hvussu kann tað vera hvussu kann tað forkomast bar tí tað fyri tanná hoyring takk fyri forførkvinna takk landsstýrismaðurin ger so væl ja
handan orðingin akkurát hví hon er vald akkurát soleiðis veit eg ikki men tað er orsakað av at vis mann so hevði farið at spekilera í tí vissi mann hevði tað ú til hoyring at mann gjørdi onkrar handlingar sum vóru á ein sovorðnan hátt at tað oyðilegði ætlanina við uppskotinum á tann mátan hevði mann forkomið tí takk fyri
takk fyri sovóru ikki fleiri viðmerkingar og tann næsta røða verður høgni hoydal ger so væl
ja frú forkvinna eg havi hug at siga bara neyðars neyðars føroyaland brunni tað var títt merki yrkti janus sjúrhuus at bæði løgmaður og nú landstýrismaðurin o umframt samgongufólk royna at billa løgtingsfólkið inn at endamálið ið hesum uppskotinum er at at at at skatta keypi sølu av veiðurættindi ja eitt uppskot varð samtykt nú sigur mann at tað er so forðandi so hetta var uppskot hevur til endamáls at minka um skættingina um tað var tað sum han ætlar vit í fyrra uppskotum og at eg veri kanska sjálvar orsøkin til at at tá eg spyrji um at samanbera um umat samanbera aktiv við einum felagi sum býr ein lastbila um veg ein buss men her tosa vit altso um at endamálið var sambært tí sum vit hava fingið trýttar niður í okkum og tað er tí eg sigur tá i mann hevur bluffað føroya fólk at nerein nei kanst at kunda keypa og selja men virði virðið av hesum her framkapitaliseraðu altso teimum virðið av at sleppa at fiska í tólv ár og longri at virðið av tí tað skal fella til føroya fólk tað fær a iki at gera við hsunhær so eg eri ómetaliga vónsfikkin av at løgman kasanum siga sovorðt her har hann tosar umeitheilt anað uppskot g og pástanda tá tað verða skatta við hálvfjerðs prosentum tað verður tað ikki um pristi bara at lesa grundgevingarnar í sjálvum uppskotunum so er tað nei at tann lóggávan sum var var ov stirvin tað var ov trupult at keypa og selja tí skal mann og gera broytingur fera at kal vera til lættari at keypa og selja sum hann ikki verður skættaður tað er endamálið viðs uppskotinum tað muátu tit kunna siga vitkv si ana viðgera uppskotið her á tinginum uttan at tit siga hvat endamálið er royna at iki a koyrat heilt endamáli inn í tað tað ber tað ikki til eg haldi tað er ófatiliga sum støði er er er lækkað her á løgtingi at viðgeras to tað er týdningarmikið mál har mann bara pástendur at málið handlar um nakað annað enn tað ger tað haldi eri langt úti av einum løgmanni serliga einum løgmanni og eisini av landstýrsmanni og eg fari ikki at góðtaka htað eg lætli mærat fylgja hesum málinum til dørs sum jakuvestegard vildi sagt
takk fyri og tað verður jágvur vesturgoyrd sum fær orðið nú ger so væl
takfyri frú forkvinna hetta uppskotið er fari at skatta keypisølu av rættindum tað er broytt tí at verandi lóggáva var so stirvin at hon forðaði tí vanliga dagliga arbeiðinum úti í feløgunum hetta sum hevur verið øgiliga nógv umrøtt við umbýti og øðrum høgni hoydal fer tað ljóðar sum um at øll føroyska fiskivinnan vinnur pengar við keypissølu av rættindum tað er ikki so føroyska fiskivinnan vinnur pengar til samfelagið við at fiska gagnnýta tey rættindur sum tøk eru til ein hvørja tíð og keypursølur koma fyri av till sum tað altíð hevur verið eisini í tíðini høgni hoydal var landsstýrismaður tað ljóðar sum onga ongar sølu vóru tá stóra sølu vóru hagborg varð selt til felag ið enniberg stór søla tað reiðaríhir gongdi at byggja byggja nýttj skipa upp á tey rættindur øh í hesum førinum hevði tann sølan eftir hesari lóggávuni verið skattað viðein serskatti men tað bleiv tann sølan ikki tá meðan høgni hoydal var landsstýrismaðuri fiskivmál nú hevður mann so fortað stigið víðari og so kann mann hava ymiskar meiningar um um tað var rætt ella rætt eg ikki men hetta er fyri at skatta sølur tá ið tú fer úr úr vinnuni ikki at forða fyri tí dagliga arbeiðinum í vinnuni ti dagliga um ctliheitini sum sum skapar dinamikk tað er ikki tað er ikki tað sum tað er ikki tað sum endamálið var við við skatting at mann skuldi forða fyri tí dagliga arbeiðinum og tí tí vil eg eisini afturvísa at føroyska fiskivinnan livir av at handla rættindur tað gjørdi tað gjørdi hon partvís partvís undir loyvisskipanini tá ið tú hevði rættintá ið tú ikki hevði loyvisskipan tú hevði rættinduhavara skipanini hatta ikki var neyðugt at tú hevði skip at skipið ikki skuldi verða knýtt at teimum rættindunm tú hevði tá bar væl til sum eg viðmerkjari í áðni viðmerkti at tríva fiskivinnu við bara at handla fiskirættindir so tað okur báði forða fyri í tí lóggávu sum er nú at rættindurin skal knýtast til stál ella til til eitt fiskifar og tá ið tú mann so handlar tað sum ikki hendi við havborgssøluni at mann nú kann skatta slíkar slíkar handlar so alt hettá tosi eg um at hendan samgongan skal skipa fyri einum ja tað ljóðar sum um ein privatum marknaðog tað er endamálið at at føroyska vinnan skal keypa og selja rættindir tað er bara tá ið mann skal skipa sítt virksemi ordiligt og betur at mann ger tað ella visti mann fer úr vinnuni og selur til onkran annan jamen so fellur eisini ein ein skattur soleiðis sum løgmaður inniá visti man saman samanleggur tølini saman við út við hálvfjerðs prosentum av tí sum sølviðger takk fyri frú forkvina
takk ein viðmerking frá høgna hoydal ger so væl
ja frú forkvina tað tað kanstykjast mein e slest at blíva við at rætta skeivleikarnur sum sum jakuvestegaard føri fram í hesari lóggávuni eg veit umhann vísir til tað sum varugildi at ta uppskoti við viðgerð her í dag her stendur at serskattur skal heldur ikki gjaldast um felag í eiðu veiðurættindi men einki skip avhendar síni veiðurættin til felag ið eiður bæði veiðurættindi og skipi tað vil sia tað dømi hanakkurát brúkti nú tað verður legitimerað í hesum uppskotinum og tað er rætt at tað fór hann so slíkk søla fram tá var keyptumann partafeløgini partabrøvini í felagnum tað verður eisini møguligtvið hesari lóggávuni so jaku vestegaard er eitt púra skeivari leyv við at royna at at mála ein skeivan veruleika upp tað verður legitimerað beinleiðis orðarætt við hesum uppskotinum
oy ger so væl
takk fyri frú forkvinna keypisøla uttan at rinda skatt fór fram hn einasta dag undir tí lóggávuni sum høgni hoydal fekk samtykta fyria løgtingi rættindahavarin sum ikki skuldi nú endovís hava nakað veiðutól kundi hann pøgdist ikki hava verð athaa verið á troldekki ella ella staðið í kruft ella ella ver við líni og alt tað sum bes bleiv raksa upp í áðni hann kundi liva av at bara vera rættindahavari og at handla rættindini til tey sum vóru aktiv við vinnuni og fáa pengar burtur úr tí og sum eg havi nevnt sølur sum stórarsølur og sletkiki skattaðar og tað er ein sannroynd takk fyri frú forkvinaakk
takk elsbett mersedis gunlegsdóttur ger so væl takk fyri harra formaðu
tav tað er ikki so langt síðani í tjóðveldið hevði fiskimálaráðharran og sum eg minnist tav so var tað soleiðisar at tá ið tað tá mann tosar um uppboðssølu so kundi mann keypa tað var eingi krøv tað tað var nokk bara tað at tú hevði pengar tú mist ikki hava eina útbúgving sum skipar ella nakraðstaðnast tú pjóðist at ikki at hava ein bát og pjøgdist hvørki eitt ella annað undantikið tað at tú hevði ein kapital soleiðisar at tú kundi keypatakk fyri
urgaard ger so væl
takk fyri frú forkvinna tað var tað var júst tað og tí skilji ikki ordiliga ta a ata er tað eruppramsan um hesi her sumsum eru aktiv við vinnuni sum sjálvandi skulu vera tey sum sum skulu gagnnýta hesi her fiskirættindini tað var eingin treyt yvir høvur ein og hvør við pengum kundi keypa rættindur pí høvdis slett ikki at hava fiskifar pí høvdi slett ikki hugsað um at fara at fiska men kundi so seta seg upp á afturá at handla rættindin víðari til eitt far sum kundi fiskaseg rættindini fyri hendan her í gásareygum rættinduhavarun so alt at tá tosi eg um at stðga støðga spekulatión og annað sum høgni hoydal hevur verið fortalarir fyri tað bleiv lóggávan bleiv brúkt tinn spikulatión undanfarni lóggáva um sjófeingið takk fyri
takk so er tað erhard joensen ger so væl
takk fyri frú forkvinna tað er púra misskilt tá ið høgni hoydal pástendur tað at vist tú skjýtur nøkur veiðurættindur inn í eitt felag so skalt tú sleppa undan skatti nei tú skjótur nøkur veiðurættindir inn á felag tú fær nøkur partabratur fyri tavil siga tú er í vinnuni tú avhendar ikki nøkur rættindir tú fær nøkur partabrøð í einum øðrum felagi sum hevur sama virði sum tað sum tú skytur inn eg skilji slett ikki handa logikkin at mann sigur at nú sleppur mann hendan lógarbroytingin fer at gera tað nú fer mann at sleppa undan at betala skatt og tað er jú púra tað er stkt mótsatt tað er stykt mótsatt tú beheldur tíni tín part av av veiðurættindunum og tú er í vinnuni og so skalt tú ikki betala skatt ttaðer tað sum lógin sigur so hatt er bara ein prisisering takk fyri
takk jakun vestegaard ger so væl
takk fyri frú forkvina púra púra samdur hetta opna fyr í tí dagliga arbeiðinum í vinnuni at tað ber til at at gera tey tingini sum hava verið púra natúrlig at tað fellur ikki hesin her eyka okur tosaðu sum ein eykaskatt hesin serskatturin hann fellir ikki tá ið mann tá ið mann býtur um á tá ið mann ger gern transaktiónir og sjálvandi ikki men fert tú burtur úr vinnuni tað sum hevur verið tann stóra stíðsmálið altíð tað hevur so hendan samgongan gjørt eina skattalóg fyr at so verður tú gásareygin brannskassaður upp móti hálvfjerðs prosentum vist tú av tí vinningin tú fer tá ið tú fer úr vinnuni hitt nakað heilt annað tað sum erard joensen løgsmaður inniá ert tú í vinnuni og arbeiðir inni í vinnuni við teimum møguleikanum tú hevur teimum rættindum tú hevur ja men so so ert tú har og so skalt tú ikki brannskastast takk fyri
takk fyri síðani er tað løgmaður sum fær orðið ger so væl
ja øh takk frú forkvinna nú má eg bara fara upp og sláa tað fast við ja nú er ikki nokk at siga sjey tumaseymi eg havi hoyrt her í dag nú sigman tíggjutímmaseymi hetta her pástandir um s skeivleikarnir sum verða upplýstir í løgtinginum og sovíðari altso eg má bara sláa fast hendan lógin í dag er soleiðis hátta at søla av partabrøvum har veiðurættindir eru í partafelagnum verður skatt eftir hesi lógini bæði áðrenn og aftan á hesar broytingarnar sum nú fyriliggja eingin ivi um tað er tað soleiðis at onkur selur eitt partafelag nú bleiv eitt dømi nevnt her fyrr í dag ella í áðni har ið mann segði tað at eitt felag varð selt eitt partafelag við rættindini í siga vit at tað bleiv selt fyri fimmogtjúgu milliónir tað útloysti hjá undanfarnu samgongu null serskatt null krónur meðan eftir hesi lógini sum nú liggur á borðinum eisini aftini hesar broytingarsamtyktar fellur tá beinanvegin ein serskattur upp á tólv komma fimm milliónir til almennu kassanar tað var null hjá undanfarnu samgongu eg má siga smær tí eru eitt sindur mski a siga skuffaður ella ella keddur um at høgni hoydal sum tá var fiskimállaráðir sum eg eisini helt ætlaði at gera eina srskattalóg fyri sølu av veiðurættindunum ikki kann vera jaligur og taka undir við at vit nú endiliga hava fingið sett ein serskatt á ein høgan serskatt soleiðis at áðrenn tað endar í kat man siga privatu lummunum tá er skatturin táttar í upp ímóti hálvfjerðs prosenti tað sama er galdandi um so er at ein letur sínir rættindur inn í eitt felag og ikki fara nakaðfyri tavil siga selur rættindini fyri einki at fáa haftur fyri tað útloysir eisini skatt eftir hesi lóggávuni bæði áðrenn hesar broytingarnar og eftir hesar broytingarnar oglíka ein upplýsingur haldi eg sum kann tykjast sindur fløktur er orsøkin til at ein slík skattalóg ikki fer til hoyringar áðrenn er tí og í hesum førunm eir heilt konkret tíð at mann fer frá at brúka kamman siga tað tað innarat verður vera uppgjørt eftir eftirroknskaparliga virðinum heldur enn skattliga virðinum tí tað gav nakrar kan man siga negativar avleiðingar í útrokningini á skattinum fyri teir almennu kassarnar tað vil siga at tá man verri stillar ein borgara í skattalóg so kanst tú ikki gera við afturvirkandi kraft tí verður tað gjørt við gildi frá framløgudegnum soleiðis at mann ikki fram provokera nakrar handlar inntil lógin verður lýst tað er tí at ein slík lóg ikki fer til hoyringar áðrenn tí tað kann fram prookera nakrar handlar í vinnuni sum gera tað í hesum førinum at almennu kassanir høvdu mist pengar tað vil siga at borgarin og vinnan hevði skula betalt meira tað er tí at hendan lógin ikki ver il hoyringar men bara fyri at slota fast við tíggjutummaseymi sum mann er komin upp á nú so er tað soleiðisnar at søla av partafelagnum og sum eg nevndi eitt dømi varð nevnt í áðni tað hevði so útloiyst ein serskatt her og nú upp á tólv komma fimm milliónir tað bleiv jú selt uttan á nakar skattur fall í almennu kassarnar takk harra formaður
ja so er tað nakrar viðmerkingar høgni heitavhyrst annars
søgan kemur at døma løgmann og hansara samgongu men eg finni meg ikki í at løgmaðurin enn hann er frá sigur ósatt ið okkara lóggávu var tað søgaður at tú kundi ikki avhenda veiðirættin úr høvur uttan at tað var gjøgnum eina almenna marknað men tað var ein perioda ein brúkskyldan kom í gildi at mann kundi avhenda fyri eitt ár í senn og so var tað ein partabræðasøga men hon hevur verið steðgaður sum okkara lóggávu hevur hent fram og at tosa sum mann fáa pengar inn altso landsstýrismaðurin hjá løgmanni sjálvum undanfarni altso jakob vesturgoyrd hevur púra greitt svarað mær at var okkara lógkomin í gildi so vóru tvey hundrað og trettan milliónir meira komin inn í tilfongsskjøldinum tykkum tað er góð at sær skattaliga upp á tvey hundrað og trettan milliónir og tosað tú at mann fáa tólv milliónir inn hetta er út bluff púrasta bluff og eg veit ikki hvør løgmann blívur við at gera tær tí sambært okkum hevur svitjað øll tey lyftini hann gav í valinum og eisini aftaná valuni um hvussu hetta skuldi gerast

takk harra formaður nú fyri e fyri at haldi eg meg til hetta málið sum núði til viðgerðar og eg vit hava ikki stundir her at fara at viðgera hasar tvey hundrað milliónirnar men tað kunn e taka ein aðru ferð men høgni hoydal kann ikki pástanda yvir fyri løgtinginum gjøgnum formannin at undir hansara tí sum landsstýrismaður í fiskivinnumálin tá fór ein søla fram har fall eingin skattur eingin serskattur yvirhøvur mann ætlaði men mann gjørdi tað ikki lógin kom ikki men nú hevur henda samgongan ásett ein serskatt soeisi at skattur hevði fallið av tí søluni og tá mann so kemur til at mann sigur tað at tað skuldi bjóðast út á einam almennu marknaði ja men eg haldi tað var so skipað í lógini hjá ognum hoydal távarandi fiskimálaráðhará tær skuldu bjóðast út um almenna marknað men tað stóð einki um hvør fekk pengarnar og hvør skuldi skattast av tí so leingi sum ín serskattalóg ikki varð í gildi høvdu eftir táverandi paragraf sum eg lesi hana pengarnir ikki fallu í landskassan men tað var alment boðið út

formaður eg haldi bara tað er týdningarmikið at okurundirstrika at við broytingunum í tí lógini sum fyriliggur beint nú so kemur tað verður eingin ið sleppur undan at betala skatt tað verður tað tað almenna kemur statuvekk at eiga veiðurættindini soleiðis skattliga sæð tað vil siga tá ið tey verða seld tá fellir skattur og hendan lógin hendan broytingin kemur bara at bøta upp á tað heldur enn at gera tað
verri ógváður takk fyri
ja takk harra formaður ja ø púra rætt sum erard joensen hjog formanninum sigur at ja hendan lóggávan er sett í verk fyri at staðfesta at skattur fellur um so er at veiðurættindi verða seld verða avvhendaðir og ein seðil se úr vinnuni tá fellirskattur hendan lóggávan er hesar broytingarnar sum nú eru fyri á tingi ger tað at tað er møguligt hjá vinnuni at tillaga seg tað vil so siga tað kann koma níggju kapitalurin í vinnuna visti mann ætlar at keypa nýgt skip eitt effektivari og meira umhvørvisvinarligt skip eitt grønari skip tað skapar hetta møguleika til uttan at ein serskattur fellur ella útsættur útsettur serskattur fellur og tað ber eisini til at leggja tvey feløg saman fyri at efektivisera flotan gera meira grønan meira umhvørvisvinarligan soleiðis at mann brúkar eitt skip til at fiska somu rættindir men treytin er so at teir eigararnir sum áttu tvey skip í tveimum feløgum áðrenn nú ganga
samanundir eina felagið og eina skipi ja so er tað edva jacobsen sum fær eina viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað er gott hendan her broytingin kom tí at tað vóru nógv sum nevndu seg ímótir av tí broytinginsum varð ella tí lógini sum varð koyrd ígjøgnum hon var forstirvin hon fór trupul at umsita sum vóru í vinni men nú nú segði løgmaður sjálvur tað akkurát hetta her við at at tað at tað bleiv í eftir gomlu lóggávuni alment boðin út segði einki um tað at tað komu nakar serskattur inni í landskassan og var tað ikki soleiðis og var ikki partur av síðstu samgongu men eg roynti at fylgt við á síðulinjuni at tú kundi keypa og selja uttan tað t at nakrar avmarkingar vór í og nakrar serskattur fór til fórdi landskassan altso øllum ferar soleiði sum eg dugdi at fylgja við í hvat gekk fyri seg innan fyri fiskivinnu lóggávuna takk fyri harra formaður
so er ta løgmaður
ja takka formaður eg skal so siga tað til rós til undanvarpssamgongu at ætlanin var at koma við einum serskatti men tað kom ikki mann fekk tað ikki í lag tí mann fekk nokk ikki semja um tað men henda samgongan hevur sett henda serskattin í verk soleiðisnar at selur ein seg úr vinnuni eigur rættindir selur seg úr fiskivinnuni okkara høvuðsvinnu so fellur ein serskattur tað hevur henda samgongan sett í verk og serskattin er ikki so lítil áðrenn viðkomandi fær peningin í egnan lumma hevur hann goldið úti við hálvfjerðs prosent í skattan av tí
tað sum hendan samgongan hevur gjøgnumført undanfarna samgonga ætlaði tað tað skal verða rætt rós fyri tað men vit hava gjørt tað takk harra formaður jatakk tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og hetta málið verður beint í hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerð vit fara at viðgera eitt mál afturat í kvøld tað er løgtinsmál nummar hundrað og sjeyogtjúgu uppskot til samtyktar um at byggja lestraríbúðir tíl fyrsta viðgerð sukul t biðja um framsøgu fólk jakubvestegaad fyri fólkaflokkinum eykum samuelsen fyri javnaðarfloki rósu samuelsen sambandsflokkin hervør polstóttirferi tjóðveldi og steffan klein poulsen fyri miðflokkin og bjarni kárasum petersen fyri framsókn og fyrst fær jakovestegaard orð ger sovæl
takk fyri harra formaður hetta uppskot til til samtyktar frá tjóðveldi um ati fáa bygt lestraríbúðir øh eg má siga sum er tað var eitt sindur undranti at eg sá hetta akkurát hetta uppskotið tí okur hava ikki o langari tíð síðan givið bústaðin rættiliga góðar heimildir til ati um møguleikar til at byggja bústaðir eisini lestrarbýstaðir har eru ja tvey hundrað milliónir sum av teimum eisini kunnu brúkast tiltil lestrarbústaði so tað átti alt annað líka at kunna verið øllum føruum ríkilig byrjan til at fara av pengum til at byrja at fara undir bygging av hesum slagnum eg haldi ati

bíliga bygging so øll kunnu fáa eg haldi ikki mann skal í

sosial átøk so má mann heldur hyggja eftir tí stuðli sumstudningi sum sum næmingar fáa soleiðis at tær klára at búgva sjálvur í einum lestrarbústaði og hvussu skal eg so lestrarbústaðrin sum síggja út tað er eisini ein góður spurningur sjálvandi broytast tíðirnar tá eg í míni tíð búði á kosteinni og hoydølum tá varð meginpartin av tíðini ja tveir inni á einum inni á einum kamari og tað var sjávfylgiligt atgongd til ves og bað saman við øllum hinum men fygiltí broytast og spurningurn er hvussu mann hvussu mann byggir lestrarlestraríbúðir til hesar ymisku bólkarnir av av lesandi tað annars haldi eg sjálvandi at tá ið mann er komin tann aldrin at mann skal til víðari lestna á miðnám so er tað báði sunt og gott at fara út heimanífrá og og læra seg spakuliga at standa á egnum beinum og kunna búgva í eini lestraríbúð annars er hetta her skeikla eitt sindurí áðni tosaði mann um eg haldi tað var høgni hoydal sum nevndi eitt dømi um hesi her úbygingav fiskirættindum tað er øgiliga tað er øgiliga ringt hjá hjá almennum ella hjá privatum at kappast

sum bleiv selt peg eina krónur umframt at býráði brúkti eina rúgvu av pengum og so so kom sum kom bústaðir inn og og og gjørdi tað

so tá ið mann onkursvegna skeiklar skeikla marknaðin so er so er nokk so ringt hjá privatum millum annað t koma inn á á banan mark hevur gjørt íbúðir sum er fínar meg skilja lanum fínar lestraríbúðir men fortreytirnar fortreytirnar eru øgiliga ymiskar alt annð upp á hvør tað er sum sum skal sumsum byggir í hesum útgangspunkt ja sjálvandi skulu okur hava lestrarúbúð men latað vera latað vera javnbjóðismøguleikar hjá øllum sum kunna bjóða seg fram at byggja lestrarúbúð hetta her

urvendandi afturvendandi trupulleiki meni tá ið mann hoyrir nú um dagarnar tað er eingin trupulleiki at hýsa ja fleiri hundrað flotta fólkum so so akkurát sum nokk so undarligt at seta at seta tingini eitt sindur perspektiv altso hvussu ber tað til tá ið føroyingar ganga við ongum bústaði men ongantíð betur har sum hjartarúm er har er húsrúm og tað kann eisini vera vera gott at mann at mann hevur rýmd fyri fyri flottum sum koma hendan vegin men ikki kanska egnum borgarum í egnum landi hinvegin so er tað brúk fyri læstrarútbúðin um alt landið meni tað hevur verið lítið bygt av tí eg vóni at teir møguleikarnum sum nú eru í øllum førum skaptir hjá bústaðin við almennum pengum at teir kunnu útmenta seg í fleiri lestrarbústaðir eisini kring um í landinum takk fyri
s er tað viðmerkingar elspett mersetis
jatakk fyri harra formaður nú nevndi røðarin akkurát hetta her við bústøðnum har millum annað teirra tvey hundrað milliónir til at byggja serligar verkætlanir og har millum er tað eisini verður tað nevnt til lestraríbúðir og tað er verri nógv snakka um hetta her við at í sambandi við kapping og sovíðari sovíðari men akkurát tær tvey hundrað milliónirnar tær tær skuldu altso tað tað sum tú byggir fyri akkurát brúkar teir pengarnar tær skulu vu ikki ein gong kapping við snakkað um tað et bara at fara at byggja so tað man siga visti ter ikki klárar at fáa bíligar lestraríbúðir upp á ta kontoðina so veit ikki um tey ikki skulssu søkja sær annað starv takk fyri
jakob vøsøgu
takk fyri harra formaður spurningurin er hvat nivoto leggur teg á hvat ið hvat ið tørvur er nú á døgum eg nevndi tá eg var ungur so búk í tveir á einum kamari í eitølum og tað vóru ikki tær umstøðurnar suman nú vandlist er men sjálvandi tað skal vera ordiligt og virðiligt og tey lesandi skuldu hava rímiliga góðar umstøður meni her hevur so bústaðir møguleikan at byggja og er er tað soleiðis at tað er fordýrt jami sommar mann haldi heldur regulera í tí stuðulli man mann gevur til tey lesandi heldur enn at fara inn á hendan bústaðarpolitikkin og skeikla hann uppá hendan máta takk fyri

takk fyri øtað bleiv víst til bústaðaruppskotið sum samgongan í samtykt at tað skal at tá ið mann samtykti eina øgiliga stóra upphædd tað er nú soleiðis at teir tvey hundrað milliónirnar sum eru millum annað eru samtyktar til lestrarbústaðir eisini skulu brúkast til serbústaðir og til barna heim alt upphæddir sum kostar øgiliga nógv so spurningurin er hvussu nógvar lestraríbúð verða bygdar fyri teir pengarnir hskal kanska kuvestergart esi hu sagt eit sindur um hvussu nógvar verkætlanir eru settar í gongd í bú hjá bústøðunum aftaná at bústaðarparkin er samtyktir og so hugsi eg bara í mun til at jakub vestergarad kanska insinoerað eitt sindur at at ung fólk í dag krevja øgiliga nógv so haldi eg ikki at ung fólk krevja ræða nógv meira enn eitt virðiligt heim sum ikki er soppafongt takk fyri

formaður eg innsineraði faktiskt einki eg veit gjørligt hvat krøvini eru í dag í mun til tá ið eg var ungur tá vóru krøvini ikki serliga stór í mun til hvat íbúð viðvíktir okur búðu faktiskt teir í einum kamari í heitlum og tað var mann øllum væl nøgdur í dag og eg veit at ung fólk seta ikki so illa stórar treytir tá ið sleppa til sítt egnað tað við at bstaður er ikki bústaður sum felag ikki byggir tað havi eg nevnt fyrr tað er tí at eg haldi at organisatiónin bústaðið fungerar illa ella slett ikki og tað er so ein annað ein heilt annað trupulleiki og tað fær okur at fáa honandi útgreini nevndini hvussu roknskapur og annað hjá bústaðarum fer at síggja út og eg veit væl at tit tvey hundrað milliónar eru til annað eisini men har eru øll føroyar møguleikar til at byggja lestrarar íbúðir so tann møguleikurin eigur øll føroyar at blíva brúktur sum heldur at tann tørmurin er

takk fyri eg má siga at eg fegnist um at bústaðir sýnist at vera farið aftur til verka tí veruleikin er at bústaðir hevur ligið lað meg í tvey eitta hálvt ár og tað er sera sera harmiligt sæð av ljósinum av at vit hava so stórt bústaðartrot sum vit kanska ikki hava havt í nógv nógv nógv áratíggju so tí haldi eg at vit kunnu gleðast um at bústaðir sýnist at verða farið til verka óðan sæð um um tað eru ymiskar meiningar um leistin at byggja eftir takk fyri
sovorðið
takk fyri harra formaður er ein av teimnum sum halda at bústaðið ger a al alt for seint av bústaður hevur nú møguleikan at fara undir bygging kring alt landið við væl av pengum hugsar mann um at fáa tær privatu við og tann verkætanin verkætlanin sum mann hoyrir ymsastaðni so er tað phevði tað verið upplagt at mann longu nú varð farin undir eini rúgvu av eini rúgvu av búgging eftir teimum fantastisku fíni fortreytin sum bústaður hevur fingið meni tað er gingið alt for seint men tað løkist kanska fyri at okkurt hendir og vónandi ger tað tað soleiðis ati okur fáa eitt nógv størri útboð soleiðis at eftirspurningurin minkar og havi eg eisini prísirnir voðið minkar takk fyri harra formaður

takk fyri harra formaður ja vit viðgera eitt uppskot til samtyktar frá tjóðveldi um ati útvega fleiri næmingar og lestrarbústaðir kring landið og sum tað verður sagt her í uppskotinum so so so snýr tað seg um hetta her við at útvega fleiri bústaðir til lesandi og útvega tey í einari príslegu sum tey lesandi megna at gjalda nú varð nevnt av undanfarna røðara hetta her við at at vissu tey lesandi ikki høvdu ráð at gjalda teir bústaðirnir sum eru so skuldi mann kanska heldur hugt at tí stuðlunum sum lesandi fáa men eg haldi sjálv at tað er kanska ein vandi í tí tí at ikki tí at tey hava nakað ímóti at lesandi fáa hægri stuðul absolutt ikki men men tá ið mann tosar um hetta her við bygging so hevur mann jú í dag hevur mann rentustuðul til til tey sum byggja fast ogn og tá sigur mann oftani at jamrentustuðulin hann verður bara roknaður inní prísin so at hann er við til at hækka prísin og tað kann mann so eisini vera bangin fyri visti mann sigur ja men lat tað bara altso hava tey lesandi ikki ráð at betala so má mann bara leggja uppá stuðulin so eg veit ikki um tað er so øgiliga smart men tað kundi verið ein kompinatión kanska men tað sum eg haldi epp áangi tað er at at mann má royna at byggja í einari príslegu sum tey ungu hava sum sum tey lesandi hava hava ráð at gjalda tað er jú sum tað eisini verður sagt í uppskotinum her tað er jú ikki so nógv ár síðani at tey ungu fluttu av landinum í útbúgvingarørindum meðan nú eru tey eru fleiri ella í undanfarnu samgongu har vaks útbúgvingartilboðið nokk so nógv og talið av lesandi vaks eisini og tað haldi eg er øgiliga viktigt at vit halda fast í tí gongdini at vit fáa økt útboðið av av lestrarbýlum soleiðisar at at vit ikki fáa aftur fáa ta gongdina at tey fara fleiri og fleiri av landinum elat lesa og tað er eisini øgiliga viktigt at mann at mann fær bústaðir kring landið tí at tað eru jú soleiðis at til dømis visti mann skal á tekskaskúlaklaksvík ella man skal til suðuroyar undir útbúgving ella aðrastaðni at mann má flyta fer at taka av tilboðnum og vissi mann ikki hevur nakran bústað so ger tað tað at fólk hvussuer setast aftur at fara fara útbúgva seg allastaðni í landinum og tað gongdina haldi eg ikki vit vit skulu stuðla upp undir tvørturímótir er tað viktigt at tey sum fara undir lestina at brúka tilboðini sum eisini eru kringlandið ikki bara her í

øhtað eru settar settar tvey hundrað milliónir av millum annað til av teimum pengunum sum bleiv samtykt til bústaðið svíst men eg vænti at teir visti mann tekur tey endamálini sum vórðu nevnd í lógini um barnabústovnar og sambýlur meini eg vardu ymisk tað stóru ymisk ting har so verða tveir tvey hundrað milliónirnar øgiliga smábýttar verið ikki nógv av hvørjum fyri teir pengarnir vænti eg meni og mann hevur heldur ikki hoyrt nakað um vit a vit hava tosað um hetta her við at bústaðir hevur jú verið hevur jú ligið stilt síðan í fleiri ár nú at mann hevur heldur ikki hoyrt nógv um at manni hevur nakrar verkætlanir í gongd sum snúgva seg um lestrarbústaðir hava tey tað so ongantíð betur øh eg haldi at tað sum vit skulu leggja okkum eftir tað er at byggja í ein prísklassa so at tey lesandi hava hava ráð at búgva har fyri tað ikki sagt at tey ikki kundu finguð hægri stuðul men tað skal vera ein ein rímiligur prísklassi og tað hevur mann sæð aðrastaðni at at tað ber til at byggja bílist so at lesandi hava ráð at búgva í tí sjálvandi tað er vimann til dømis hyggur eftir eg hugsi um hetta er uppskotið sum við tí javnaðarflokkinum løgdu fram fyri kortin r verið til fyrstu viðgerð hetta her við almenn gagnlig bústaðarfeløg at kommunrnan fær kommunurnar fáa heimild til at stovna ella bústaðir fara heimil til at stovna almenn gagnlig bústaðarfeløg við við saman við kommununum har hr treytin er at kommunan setir tíggju prosent í og so kann mann fíggja restina av byggingini við viður í alcreditlávnum til dømis men har endamálið er at mann mann hevur eina útveðanar kostnað og so er leiðarni eitt prosent av tí sum tað kostar at byggja sum verður so lágt sum gjørligt øh visti mann hyggur eftir í danmark so er tað akkurát tær almenn almennu bústaðirnir ella leiðu bústaðirnir har tey ungu búgva tað vóru tríggir bólkar mann segði at e legði eisini merkiliga bústaðir nevndi í avbjóðingum sum sum tær síggja bústaðarmarknaðirni er at vit hava for lítið av umskifti at mann ikki kann skifta frá einari íbúð til eini hús og so til aftur til íbúð til dømis og tað vístu seg nettupp tað ni í danmark at hesar her almenn gagnligu bústaðirnar at tað er ein øgiliga stórur partur av ungum fólki sum búgva har og so kanska tá mann hevur ella er liðð við sína útbúgving og kanska at stovna familju so fær mann at búgva í onkrum øðrum og tá mann so vera eldri so fer mann inn aftur í hesi her hesari her almenn gagnligu bústaðirnir og harbeint sær mann so het her við mann tosar ofta um bústaðarbyrðan hvussu nógv má ein bústaður kosta hvussu stóran part av tínari disponiblu ella tøkuinntøku má ein bústaður kosta har sá mann so í hvørnfall at familjumann sigur at evrustatt og osida siga ati markið tað má vera tað skal ikki vera hægri enn fjøruti prosent av tínari tøkuinntøku at tú brúkar til bústaðar útreiðslur og vit vita at tað er nokk so nógvastaðni í føroyum eisini at hvussu er privatum leiðibústaðunum og og húsum so sum prísirnir eru nú at tað er munandi hægri enn tey fjøruti prosentini men vist mann hugdi eftir teimum almennu almenn gagnligu bústaðunum í í danmark so sá mann at ein familjubústaður har var tað var bústaðarbyran fýraogtjúgu prosent ungdómsbústaðir har lesandi búgva níggjuogtjúgu prosent tavil siga væl undir hesi her fjøruti prosentini sum mann setir sum mark og eldrabústaðir vóru so fimmogtretivu prosent so ati mann kann sjálvandi ikki kopiera tað tí at vit hava ikki vit hava ikki somu stuðulsstuðulsupphæddir til dømis í føroyum sum í danmark og tað veit eg gott og men men tað ber til at vistmann ger til dømis almanna gagnligur bústaðir so ber tað nokk til at at fáa hesa her bústaðarbyrðina hjá teimum lesandi munandi niður og at tað kanska liggur í einum marki har tey klára at gjalda og hví skulu vit gera hettar tað havi eg hug líka at taka aftur í at at eg haldi tað er so øgiliga viktigt at atvið varðveita tær útbúgvingarnar sum mann hevur sett á stovn í føroyum at tað verður undirtøka fyri teimum og at vit varðveita tey ungu í føroyum og tað er eisini galdandi fyri miðnám sum mangan sagta at tað er ein meining í at mann hevur lagtmann líkasum miðsavnað miðnámsútbúgvingarnar í økjum vit hava miðnám í eysturoynni vit hava í norðoyggjum og so hava vit her í í suðursemi og so í suðuriy at tað er eisini øgiliga viktigt at tey ungu sum ganga á miðnám hava okkurt slag av bíli sum tey kunnu sum ger at tey hava hug at vera eg veit til dømis at næmingar kanska søkja miðnám aðrastaðni enn enn ella at tey hava tey hava eitt stað at búgva í tí at fyrr fyrr mann fer heimanífrá størri vandi er fyri at at mann ikki kemur aftur og visti mann so ikki ein gong kann ganga á miðnámi har sum mann býr so so er kanska líkindini øgiliga lítil fyri at mann kemur aftur so tað er bæði fyri at tað er bæði fyri at at ung fólk skulu støðast í landinum og vit skulu kunna forseta við at bjóða nógvar útbúgvingar her heima og fyri at styrkja styrkja mannsiga okkara okkara land at vit skulu hava eitt eitt stórt eitt eitt rímiligt útboð av
ja takk helt spøtt skuldi tú skunda sett tær eina viðmerking
ja takk fyri harra formaður og áhugavert og herra eygun samuelsen og veit eisini jat hon er e sera áhugað í lestraríbúðum víy kennir alt til hetta her sum eisini sum lær ynda so men tað sum eg eisini vildi viðmerkja t eg haldi mann er ofta sindur forhandisligur um bústaðir menlíkasum tað hendir einki einki kemur í gongd og tí ætlaði líka at viðmerkja at bústaðir er í løtuni í gongd við sjey íbúðir í vestmanna óðinshadn tjúgu íbúðir blómubrekka tíggju luttípur vágir seks stykkir og so er tað tað nakrar sum fara í gongd um stutta tíð tað er óðinsatt tórshavn fjøruti íbúðir blómubrekka tórshavn áttaogtjúgu íbúðir heimasta horn í tórshavn tveyogtjúgu íbúðr í tvøroyri átta og so er tað eisini fara teð í gongd við fimmíbúðr í sandavági norðuragøtu tretivu og dalaveður her tórshavnt fjøruti og strendur

ja takk fyri harra formaður ja tað tað er er rætt og tað fegnast vit øll um at at tað nú byrjar at koma á gongd í aftur hjá bústøðum men tað sum eg segði var at tað hevur ligið stilt og og tað hevur jú bústaðir hava jú ikki havt nakað serligt virksemi síðani tvey túsund og nítjan tí at mann hevur gjørt jug mann skuldi gera nýggjan bústaðarpolitikk og kom við nýggjari lóg og og alt tað sum nú er søga men tað er rætt at tað sær út til at vera komn gongd á aftur og tað fegnast vit øllum h men eg sakni eg havi so ikki hvussu her veitikk um eg havi ikki havi fylgt nóg væl við men eg havi ikki sæð nakað ella hoyrt nakað um lestrarbústaðir men tað kann væl vera at okkurt er á veg har eisini uttan tat eg havi fingið tað við takk fyri harra formaður
síðani er tað siri stenberg
takk fyri tær formaður ja hetta er eitt uppskot sum sjálvandi skal hjálpa lesandi at kunna búgva og næmingum men men í tí samlaða er tað eisini partur av at bøta um bústaðarneyðina og mær vitandi er ikki í gongd í løtuni nakað við at byggja nakað næmingaheim ella tað síðsta sum er gjørt er nokk næmingaheim í ítróttarháskúlanum tá ið mann var tvey ár síðan tað var fær tátt og so tað verður snakkað nokk so nógv um at gera eitt næmingaheim í samband við húsaráðar skúlanum eg veit ikki um eg hevði samdust enn veit hvar tað málið bleiv av tað var akkurát sum tað mann hoyrdi einki aftur frá tí men tað má vera onkrastaðni í ísýsteaminum og so er tað til dømis heilsuskúlan sum sum hevur stóran tørv á at fáa tikið nógvar næmingar inn okkurt á stóran tørv á arbeiðsmegjuna fyri tað økiðð økið har til dømis eingi búfasilitet rundanum so tað eru nógv støð har mann kundi bygt lestrarbústaðir sum høvdu heilt sikkurt gjørt tað at at fleiri høvdu kunna farið undir útbúgvingar runt um í landinum

ja takk fyri harra formaður ja tað er púra rætt tað er nettupp so øgiliga týdningarmikið at ta man leggur stað útbúgvingar kring landið sum til dømis heilsuskúlan ella húsahaldsskúlan í klaksvík at tay eru eisini fylgja fylgja næmingabústaðir við ell lestrarbýlur ella hvat man kalla tað og nú gloymdi eg faktiskt at nevna húsahaldsskúlan men eg eg veit ikki altso tað eur verið tað vóru jú sovorðnar trupulleikar við hesum her at sjálvbyggingin av húsaraskúlanum sum sum mann mann faktiskt ikki hevur hoyrt nakað aftur tað bleiv boðið út og so var tað fordýrt s og men so skuldi mann gera onkra avtalu so faktiskt kundi eg gott hugsað mær at at fingið at hoyrt frá frá landsstýrismanninum hvat hvar ið i tað liggur tí at tað hava vit einki hoyrt um og har skuldu eisini vera næmingaheim til og tað er fyri húsasskúlan er tað altavgerandi at konseptið er jú tað at mann gongur í skúla og býr á skúlanum so at tað má vera við og eisini til heilsuskúlan

tjóðveldi sum leggur uppskotið fram ella ein partur av tjóðveldi sigur stenberg beint at løga jakobsen høgni hoydal og bjørt samuelsen og hervur polsdóttir sum leggja uppskotið fram til samtyktar um at útvega fleiðir næmingar og lestrarbústaðir kring landið eg hevði ynskt at tað stovu næmingar altso etsó næmingar bústaðir og næmingar heim altso tað er mann kann skilja ímillum um tað kannvera tað sama el ikki

bústaðir at at byggja lestraríbúðir

sum sagt sum onnurhava sagt eisini so er tað ikki akkurát komið ferð á akkurát tann partin sum her við við við næminga heim at gera vistiman hyggur aftur tíðina kanska nógv ár aftur tá ið eg var ung tá flutti mann heima átjan ára heima fráma átjan a amal mann flutti inni á verilsi til hjá einum einum eldru eldr eldri pari petaltu fimm hundrað krónur um mánaðin tá og so flutti mann víðari so kanska mann kundi vera felags um at fleiri ung leigaði saman eitt hús í einum førum vóru tað fýra sum búðu í einum einum bygningi og møguleikin var so eisini til at búgva á hoytølum næmingaheimunum hoytølum og næmngheiminum og tekniska skúla og teir sum gingu í sjónmarsskúla í havn teir búðu ú á sjónmansheimunum eisini tí tá var ikki tann ferðavinnan sum er í dag síðan tá er nógv broytt og og teytær umstøðurnar eru ikki til staðar sum ter vóru tá at mann kundi leiga seg inn mann kan siga tað at kanska ebmb hevur oyðilagt kanska nógv av tí at mann fær nógv meira burturúr at leiga út til ferðafólk heldur enn at mann kann hjálpa teimum sum búgva úti á bygd ella teim sum búgva í havn at fara í eitt egna bústað sum tær kulu kunna búgva í tá tað er sagt so eru nakrar lestrarkomnar t marknaðargild eru onkrar komnar men avbjóðingin hevur nokk verið um tú kanst búgva har í summarferðunum ella tá ð feriarar er harva tikið um tær so skuldu fara altso úr bústaðinum aftur eg meini tað er nokk ein loysn komi upp á tað men vist tú hyggur eftir yvir til ísland har hevur tú eisini næminga heim sum eru bygd upp sum ja sjómainsheim líknandi tilboð um summarið er tað so leiðið út til til til ferðafólk taðvið siga tað so tað verður brúkt til til skúlanæmingar um um veturin og til til útleiðan um summarið tá ið vit tosa um hvør er tað sum hevur brúk fyri at fáa íbúðir so er tað kanska oftani kvinnurnar tær kvinurnar sum farnar av landinum og hava lisið og hava so fingið tryggjaran bústað tá i teir komu niður og hava so er tað sum oftan soleiðis tað at tær bleíiv verandi niðri tí at tær hava fingið sær jaka ella tað at tað ikki hevur verið nakað búð og tá teir koma heim aftur og heldur ikki tað at tær kundu at tær kunnu lesa víðari í føroyum aftaná tað varð tikið nøkur ár niðri men tað er so alt broytt við vent soleiðis tað at tað ber til at ganga í skúla og og lmua siga fáa eina fulla útbúgving frá tí tú fert úr fólkaskúlanum tá tú ert liðugur av av setrinum og so kunna koma beinleiðis út í vinnuna men tað sum hevði veri ávert r tað at at fingið at vita frá bústaðir og hvat bílistin hjá teimum sigur um tørv á lestraríbúðum og tá mann tosar umbíligar íbúðir so hava vit møguleikan at at at brúka tær parametrar sum hevur lutaíbúðir sum ikki er so dýrt tað kan eisini vera soleiðis at ein kommuna hon hevur áhugað at gera lestraríbúðir saman við bústaðir soleiðis tað at tær kunnu lata stykkið sum er planera sum tað ger tað kostnaðurin sum verður

er at geva bústaðir til tey mest sárbaru tey sum eru sosialt illanfyri tað er stórur tørvur at fáa tær ðæ tær íbúðirnar tað sum vit fingu upplýst tá ið mann arbeitti við við við lóguna um bústaði tá var tað yvir hálvtrýss fólk sum høvdu ákuttan tørv at koma í eina sosiala íbúð í havn tann parturin er eisini neyðugur og tá er tað eisini nøkur ung sum búgva inni undir øgiliga øgiligan truplum viðurskiftum sum hava brúk fyri at koma í kanska í einari sovorðna perskúttaði ella varda fyriskipan kanska í eini næmingaheimslíknandi fyriskipan soleðis at mnn kann lofta teimum soleiðis at tey kunna kunna klára seg meira trygt og gott víðari soleiðis at tey kundi havat møguleika at fáa eina útbúgving samstundis tað hava smábørn so at tað er trivnaðarnevndin sum skal viðgera málið og eg tað verðar so uttan iva innkallingar eisini og eg gleði meg at hoyra hvat ið bústaðir sigur elsbet gunleysdóttur nevndin jú nøkur ting sum skuldu í gongd menhvat er tørvurin til at byggja lestrarbústaðir hevði kanska eisini veri áhugavert um taðer kanska bara nakað sum vit halda ella undir veruleikanum er so stór tørvur á tí sum sum mann mann heldur og kanska hvønn málbólkurin skal mann fara eftir øtað sum eg skilji tar sum bústaðir sum varðu bygdir nú tá er tað meira kanska vanligar íbúðir sum vór o bygt til har sum almannaverkið í fimtu hvørji og er tað kanska í tí rúmast kanska lestraríbúðir eisini ella ikki so ati málið skal fáa eina góða viðgerð sum tað altíð fær óansæð hvør leggur málið upp í tiltil trivnaðarnevndina so at

maður akkurát tað sum rósa samvelsen kemur inn á ati at mann eisini fær upplýst hvat fyri tørvur er á íbúðum tí ati tað er soleiðis at mann fær tað týdningarmesta fyrst og kann tað vera kompinerað og nú hevur bústaðið fingið tvey hundrað melj ónir eisini arbeiða í har sum tað stellir millum annað lestraríbúðir og har haldi eg sjálv ati kommunurnir altíð hava líkasum vilja verið inni í borðið veruð áhugaði í at fingið ein fyrispurning altso vit hava stóran miðnámsskúla kambsdali og har r har er nógv øki men men eg vóni tað verður soleiðis at mann fær fyrispurning um mann kann sita við borðið saman við bústaðir og kanska vísa á onkur øki tað haldi eg og manglar ittlítið sindur tí at tað er ikki tí at mann er runnið undan men men tað er akkurát sum tað er veru it sindur trekt at líkasum fáa teg blað at nú nú fara vit í holt við hetta her ta sær spennandi út og og at bústað ir vísir áhuga eisini úti í kommununum
sum er tað rósa savnast hon
kafyi har formaður tað er einki ivast í at kommunurnar hava vsu vstærvisu kommunurnar merkja ein øktan tørv ella fyrispurning til at fáa gjørt lestríbur einki ivast í at so er tað tað nakað sum kommunurnar gjarna vilja trýst á hugsar um kambsdal og mann hugsar um suðuroynni og kanska her í havn eisini og í vestmanna er neyðugt kanska athyggj ppá men vit vit kenna ikki tørvin og men tað er tað sum er rættiliga áhugavert og vit m eisini fáa fáa kommunufelagið inn at kanna eftir vita hvat tey siga tí ati tað ereinki ivast í at lestrarumhvørvið hjá okkara ungu tað má vera gott tí at soleiðis t at tú ikki útlyta ungdóms hjá okkum heldur beg halda tey heima sum eru her í dag
jað um so er tað hervórður polsættur
takk fyri eg hugsi nevnliga tað síðsta sum róssamelsen kom in á í viðmerkini nú var øgiliga áhugavert tí at tað er nemliga soleiðis at tað er faktist stórur áhugi fyri at lesa í føroyum vit síggja tey fleiri leiri sum velja at lesa í føroyum men mann fær ikki ordilga hetta lestrarumhvørvið sum mann kanska fara uttanlands við at mann býr á kolegiu um mann hevur eitt kampus sum mán gongur á so í tann mátan er tað kanska ikki líka spennandi at hava eitt lestrarlív í føroyum og tá hugsi eg nemiliga at tað a kunna flyta út frá sínum foreldrum kanska kann eisini spæla inn at mann kann fáa sín egna bústað meðan mann er undir lestri og soleiðis kanska a fáa eitt sindur meira spennandi lestrarlív í mun til hvussu mann fyristillar teir sæ er í øðrum londum
rósa samolsen
takk fær formaður púra rætt tað skal helst ikki vera so at okkara ungdómi skal fara niður til danmarkar ella aðrastaðni fyri at fáa eitt lenstrarumhvørvi tá eg sjálv var ung tá var eg átjan ára gomul eg flutti heimanífrá tá helt eg at eg var búgvin nokk at klára meg sjálvan og tað er eisini gjørt tað at eg havi klárað meg so frægt í samfelagnum sum eg havi gjørt tí at eg ikki búði undir evini av foreldrunum hjá mær altíð men eg mugu siga skumpa út úr reiððrinum má eg siga so tað er einki ivast í at tað er eisini ein búningaprocess at lata børnini fara heimanífrá sjálvandi við tað mann heldur hondini yvir tey so at mann hjálpir teimum tá tað er brúk fyri tí ikki hevur tú teir sleppast upp á fjall men tað er einki ivast í at tað er brúk fyri at at fáa nakara eitt umhvørvi til tey ungu men vit mást eisini passa upp á at tað er eitt sunt umhvørvi tey eru í
ja so er tað elspent markettis kunniglastaftur
ja takk fyri harra formaður ross samuelsen nevndi hatta við bíðilistanum bíðilistin er so øgiliga stórur men spurningurin er um um um kanska fleiri seta seg allar møguligar bíðilistar sum eg skilti á onkrum av teimum sum leiga út at tú skuldi ringja til tíggju áðrenn ein sigur eg at so hvussu eftirfarandi sum bíðilistarnir eru spurningur er at mann skal taka tað síðsta súffrið vekk ella hvat er í sum bíðilistin er egentiliga og akkurát tað er tær sum hervørðir pállstøttir var inni á at vit hava fleiri fleiri útbúgvingar ligvið vit mugu hava fleiri fleiri lestraríbúðir so hetta er nakað sum vit virkuliga mugu seta at fokusera og eg minnist eitt seinast samgongu at tey tosaðu serliga rúgvur dam tosaðu nógv um at tey vóru í kampus og so ja men vit mugu bara royna at stríða framvegis
ersen
sjálvandi stríðast vit og tað sum vit hava brúk fyri tær kanska bara gjøgnumskygdini yvir hvat tørvurin er er tað langur bíðilistið hjá bústaðir um ella hevur mann alt í einum ella hevur mann lestrarbúði fyri seg og kanska tað sum vit hava tosað øgiliga nógv um tað eru tey sum ongan búðu hava at eg búgvi í míni stóru húsunum og havi hug at fara í eina smærri íbúð er tey líka væl standa tey á bílistum líka væl sum tey sum einki hava sum eru noydd til at búgva inni misimpað at siga sofunum hjá øruna tann bílistin hava vit ikki sæð enn vit hava ikki sæð um hann er broyttur heldur og tey eru kanska áavert um bústaðir hevur fingið boð um at hava eina bílist at lykkja og tað kunnu vit so spyrja tey um tá tey komu inn í nevndina takk fyri
ja takk síðani fær hervør polsdóttir orðið ger so væl
sum vit hava lagt fram uppskot til samtyktar um at fyrireika og leggja fram uppskot til tess at útveðja fleiri næmingar og lestrarbústaðir kring landið sum eru í einai príslegu sum næmingar og lesandi megnagjaldi seinnu árini er gjørt eitt miðvíst arbeiði at fáa fleiri lestrar og lærlingapláss í føroyum og støðan er grundleggjandi broytt sammett við at vit fyri fáum árum síðani tosaðu um eyksett føroyar til at vit nú síggja fólkavøkstur og at alsamt fleiri útbúgvingartilboð eru í føroyum saman við hesum síggja vit eisini eina vaksandi bústaðarneyð sum frá byrjan var mest í miðstaðarøkinum men sum nú eisini er so at siga í øllum landinum saman við bústaðarneyðini er tað eisini blivið so nógv dýrari at fáa nakað at búgva í hetta ger tað trupult hjá næmingum og lesandi sum hava sera avmarkað fíggjarligt rásarúm at gjalda av fáa vit ikki loyst bústaðartrupulleikan hjá lesandi so er vandi fyri at talið av ungum sum ætlar sær at útbúgva seg í føroyum kann minka tí tey heldur velja at flyta av landinum í útbúgvingarørindum hesum kunnu vit fyribyrgja við at hava nøktandi talað á næminga og lestrarbústøum kring landið fleiri næmingar og lestrarbústaðar høvdu eisini hjálpt upp á bústaðartrotið í føroyum

tá ið vit tosa um lesandi og næmingar er umráðandi at síggja hesi sum tann breiði skari á fólki sum tey eru vit tosa um øll sum lesa víðari lestrir sum taka styttri yrkisrættaðar útbúgvingar sum eru í læri innan ymisk handverk og so framvegis øll tey sum lesa fróðskaparsetrin tey sum ganga á heilsuskúla ella vinnuháskúla tey sum eru handverkslæri og so framvegis hava øll tørv á einum bústaði í mongum førum mugu fólk flyta til útbúgvingarstaðið og tá er tað ein forset fyri at fáa tikið av tilútbúgvingartilboðnum at tú hevur nakað at búgva í fólk fara ofta undir útbúgving og lesturi í teimum áðrenn tey vanliga ynskja at flyta fyri seg sjálvi bústaðartroti forðar fyri hesum í løtuni tað finnas skúla og útbúgvingarstøð fleiri staðni í landinum og tí er tð eisini neyðugt t á teir verða bygdi næminga heim og lestrarbústaðir kring alt landið ella kring landið alt tøl hjá yrkisdeplinum vísa at tað verða verða skrivað í gott trý hundrað nýggir lærusáttmálar árliga talið hevur verið uppi á trý hundrað og níggju og hálvfjerðs í tvey túsnd g nítjan og er minkað nakað seinastu tvey árini í tølunum hja yrkisdeplinum er eisini eitt vyvirlit yvir hvar í landinum gaplássini eru og hvussu tey eru býtt á ymisku yrkini í løtuni eru knapt túsund lærlingar í útbúgving á setrinum er í løtuni túsund og áttaoghálvfjerðs lesandi býtt á ymiskar útbúgvingar og so verður tað eisini víst í okkar uppskotið á tøl frá mentamálaráðnum um lesandi og hvussu taðtølini eru økt tað sæst í løtuni at tað er ein lítil afturgongd í talinum á lesandi á setrinum men sama tølini fyri fleiri ár í talandi talið á lesandi hækka munandi afturat hesum eru eisini næmingar í heilsuskúlanum í vinnuháskúlanum øðrum og øðrum útbúgvingarstøðum umframt at vit ikki hava tikið talið á miðnámsnæmingunum við í hesi tøl hald eg eisini var sá fyri nøkrum árum síðan at talið av lesandi í føroyum fór upp um talið at føroyingum sum lesa uttan lands hóast vit hava skúlaheim næmingahim og lestrarbústaði í føroyum er talið á hesum langt frá nøktandi tað er trupult at finna nakað yvirlit yvir næminga og lestrarbústaðir í føroyum men ein leyslig uppteljing er at tað er undir trý hundrað lestrarbústaðir í føroyum tað hevur ikki verið so einfalt at fáa eitt boð upp á hvat tað kostar at byggja men ein leysilig meting frá bústøðun er at prísurin er umleið fimmogtjúgu túsund krónur fyrifermeturin somuleiðis ið víst á og tað er tað er fyri btað altso fyri íbúðr vistir næmingarheim er hann nakað seg minni enn tað somuleiðis er víst á at prísurin kann variera alt frá eftir um talan er um kømur íbúðir um felagshølu er við ella ikki og eftir hvør leikluturin hjá kommununum er umframt hvussu hvør støddin á búeindinum er tað er ómetaliga týdningarmikið fyri eitthvørt land at ung fólk støðast í landinum tað er gevandi fyri samfelagið og samfelagsmenningina sum heild vit kenna tað frá søguni at fara ung av landinum at útbúgva seg er sannlíkindini fyri at hesi fólk búseta seg uttanlands nógv størri enn um fólk útbúgva seg í føroyum tí er tað gleðiligt at útbúgvingarmøguleikarnir í føroyum eru mentir og styrkir seinnu árini og nú er tíðin komið til at fáa umstøðurnar hjá lesandi betri og kjarnurin í hesum er at tryggja nøktandi talað næminga og lestrarbústøðun næmingaog lestrarbústøvum sum eru í einari prísløgu sum lesandi og lærlingar hava ráð til hatta eru tær viðmerkingarnaru vit hava havt t uppskotið sum eisini fara nokk so væl runna um tað sum vit vilja við hesum uppskotinum vit síggja seinastu árini at tað eru fleiri og fleiri útbúgvingar sum vit bjóða út tað eru fleiri lesandi at ter fleiri fólk sum eru undir útbúgving og vit hava eina bústaðarneyð sum ger at tað er øgiliga trupult at fóta sær á bústaðarmarknaðinum serliga vissu mann ikki hevur eitt fíggjarligt rásarúm sum loyvir einari

eg haldi ati tað var verið góðarrøður í tinginum í dag higartil eg haldi tað verið altso hetta er eitt mál sum vit eri nokk so samd um men so eri samd um hvussu vit skulu fremja tað meni men sum eisini er komið iná so er tað øeiliga týdningarmikið at lestrarumhvørvi er gott hjá lesandi og fólki sum eru undir útbúgving í føroyum at mann hevur eisini fær kensluna av at hava eitt lestrarlív tá mann velur at lesa í føroyum so velur mann eisini eitt lestrarlív uttanlands frá og tí hevu tað eisini týdning at vit kunnu bjóða nakað sum ger at tað er aftraktivt at velja føroyar til sjávandi eisini gott at vit hava ung fólk í landinum sum velja at útbúgva seg her og sum taka lut í samfelagnum tá tð tá tey blívu sagt at vit tá at vit skulu í nevndinifáa bústaðir inn at greina tøl og so víðari so haldi eg saktans at vit kunnu gera tað tí eri eg samd ur og hvør tørvurin er men eg haldi eisini at vit onkursvegna eiga at spyrja ungdómin og tey sum eru í undir útbúgving hvat tað er sum tørvurir á soleiðis at mann tekur tey sum tað snýr seg um við í arbeiði men ja eg haldi at tað eru ein góð viðgerð eg hopi t at fáa eina góða viðgerð í nevndini tað hevur týdning at vit eisini seta fokus á at byggja bíligar og næminka heim soleis at fólk sum er undir lestri kunnu búgva og seta og seta búgv sjálvi og ikki noyðist at búgva kanska inni hjá foreldrum sínum taðer eisini ein partur av tí tað blíva vaksin at skula fáta sær sjálvur h so ja eg kanska taki orðið aftan á tær síðstu røðararnir fyru at samlas upp takk fyri
mansedis gunlegsdóttur fær eina viðmerking
ja takk fyri og takk fyri eina góða røðu frá hervør pálsdóttir eg kann ikki lata vera við at hugsa um tá ið eg var landsstýriskvinna í bústaðarmálum at hervør pálsdóttir hon var øgiliga ákviting og spurdi um íbúðir til fólk sum ja hon kallaði tað heimleys men tað er fólk sum eisini koma aðrastaðni frá niðri frá ungar familjur tey sum skulu lesa her í føroyum og eg haldi at mær dámar mær dámar tí hvørt fall øgiliga væl at hervør ikki missir fokus bara líka kemur hon í ein fyrispurning til tað liðugt at hon heldur fast í eitt snar eg havi royndi so meðan eg sat sum landsstýriskvinna at seta pengar av til millum annað lestrarípúður men sjálvandi tað skal meira til og tí eg vænti at hervør hon hon fer at bløð við inntil vit koma mál takk fyri
ja har vóru pálsdóttir
ger su væl takk fyri takk fyri eina øgiliga positiva viðmerking eg haldi eg haldi at ein bústaður er so mikið grundleggjandi í lívinum hjá okkum øllum at visu tað skal bera til at búgva í føroyum og vvit vilja hava eitt samfelag sum er fyrá okkum øll so mugu vit eisini tryggja okkum at at øll kunnu fáa tak yvir høvdi og tá mugu vit skipa umstøðurnar fyri tey sum hava tað hava verri við at fóta sær á bústaðarmarknaðinum sum mugu skipa forsetirnar soeis at tað eisini ber til hjá teimum eg eg haldi at tað er ordiliga gott at mann hevur sett nógvar pengar av til at byggja til bústaðir at bústaðir nn fingið ina stóra lániheimild tá tað kemur til næminga og lestrarbústaðir so kann eg stúra fyri at tað eru bústaðir sum kunnu fella niður í millum í tí upphæddini sum er játtað til akkurát tar endamálið tí tað eisini er játtað til aðrar aðrar bústovnar og bústaðir sum tað eisini er øgiliga ór tørvur á tá hopi eg hvussu er ikki at tæð verða næmingar og lestrarípurnar sum blíva skumpaðar til síðis men at vit kunnu gera bæði takk fyrija so er ta
høgni hoydal
jar harar formaður eg eri sannførdur um at at íløgan or lestraríbúðir og fjølbrottar lestrarsum eisini kunu verða til til lesandi við børnum er eta besta ílegan vit kunnu gera er eitt sindur t sindur stúrin um tey tølini vit síggja nú at talið lesandi minkar á fróðskaparsetrinum og eisini tal av lærulingum og eg vóni at at mann í nevndini skal kanna hvat tð er sum ger tað tað kunni vera tað kann vera korona tað kann vera tað kns a ymskt ting sum gera taðm ssær at sindur løgið út um tølini eru røtt hjá hjá yrkideplinum men men aftur her altso tað tað avgerani r at vita hvør tekur stigið etspet mersedes skulasdóttir hevur hevur roynt sigur hon men so sigur mannsm kommunurnar gera tað so onkur má líkasum taka viga nú gera vit tað tí bústaður hevur pengarnar g hevir heimildirnar og so má mann samstarv við komunurnar so at so onkur má líkakasum ganga á odda tí at vit hava tosað so ofta og tað hendir veruliga ikki ikki ikki nakað stórt tí at e arkur sum eingin hevur ábyrgdin av eitt sindur sum við heimleysum
har vóru pálsøtur
takk fyri tað er eitt sindur sum at tað eru øgiliga nógv sum kunnu taka ein initiativ til at byggja byggja lestrarbústaðir men men eingin tekur føraratroyggjuna og tað er kanska tí at at tað nemliga eru so nógv sum kunnu taka ein initiativ til tað at kommunurnar kunnu eisini byggja lestrarbúseta hava tey heimi til at gera í dag og tað síggja vit tíverri ikki nógv av so tað hevði tað vónið at kommunurnar fara at hyggja uppá í mun til tølini fyri fyri lærlingar í føroyum at tey eru lækkandi so kann eg ímynda mær at korona spælir ein leiklut at tað ikki hevur verið líka nógv nógv lærlingpláss at bjóða út men tað er absolutt nakað at vit kunnu hyggftir í nevndini tí tað er hvussu er viktigt at vit tryggja tryggja nøktandi møguleikar hjá fólki at sleppa í læru so at tey kunnu ja vera í fara undir eina læruútbúgving í føroyum og kunnu vera her so tað kunnu vit hyggja upp á í nevndini
taknæstu røðari steffan klein poulsen ger so væl
umboð fyri tjóheldsflokkina lagt fram tí tað er absolutt tørvur á lestraríbúðum í føroyum og í sambandi við bústaðarneyðina ella tað trýsti sum er á bústaðarmarknaðinum so so verður bústaðir javnan tikið fram og og og diskutera og og ein partur av heimildini er almenna gagnligt byggjarí og og har ímillum lestraríbúðir og tað haldi eg er øgiliga gott eg haldi at tá ið bústaðið fer í holt vi at byggja nakað so haldi eg at at so haldi eg at størsti partin gott kundi verið almannagagnligt førum verið mín sjónarmið upp á tað og í hesum ferðim er tað sum ein ein ein lestrarívirbúð er sum ein sum ein annar stuðul til lesandi og og kemur øgiliga væl við í fleiri førum eg kann taka eitt dømi við mær sjálvum eri uppvaksin í hvannasundi og byrjaði so at lesa á á fróðskaparsetrinum og og tað er øgiliga trupult at at fáa lestini at ganga upp vissu eg skuldi forseta við at búgva í hvannasundi strandferðslan er øgiliga trupul tá ið tú skalt ígjøgnum fleiri lið at tað tað ber sel ikki til at at fáa tað at ganga upp mann kundi skaffa sær ein bil og og og tað besta alternativið var ein bústaður fyri mítt viðkomandi og fyri fleiri onnur eisini tí at útbúgvingin sum byrjaði uppá kravdi at mann troppaði upp her hvønn dag og har aðrar útbúgvingar kanska eru sint meira fleksiblar tálú vig møtir tvær tveir tríggjar dagar um um vikuna og tað ger taðeitt sindur lættari og kanska ja lættari at at at verða á bygd og o statvek hava tilknýti til fróðskaparsetrið her í miðstaðnum kunni tikið fleiri onnur dømi úti hjá fólk og annað hava brúk fyri at koma nærri upp á fyri at fáa lestrarlívið at hanga saman tí haldi eg at e absolutt er gott at raðfesta lestraríbúðir

í dag er støðan tann at vit hava ikki vit hava ikki so nógvar altso íbúðir sum eru ditikeraði til altso sum lestraríbúðir og tí búgva fleiri lesandi í

lesandi so upptaka tay heimi tey leggja jú eitt eyka trýst á á á bústaðarmarknaðin tí við fleiri lestraríbúðum sum kunduu jú alt anná líka givið pláss fyri øðrum familjum og øðrum í í hesum sethúsinum og tað vit hava minni enn trý hundrað tað verður nevnt upp her og tað er tað er ein meting at vit hava ikki meira enn trý hundrað íbúðir í føroyum lestraríbúður tí haldi a er øgiliga gott at at raðfesta tað

ogtú fórovfínt fínt og um mark kom so við fleiri íbúðum sum har har tey sum eru sum lesa sleppa skjótaði framat og og tað er fyrisovitt ikki tað viktiga um tær eru privatar ella almennar men tað tú hevur nakrar lestraríbúðir kemur øgiliga væl øgiliga væl við tí at tey lesandi eru eru í íbúðini runtum kring annars og og hetta vildi verið við til at lætt um trýstið og og um mann hevði umrikerað eitt sindur kanska enndtá fingið kolegeer og annað sum sum sum gjørdi ett betri lestrarumlestrarumhvørvi fyri tey lesandi sum annars er kanska spjatt um um allan býin og vit sleppa ikki undan tí at vit eru í kapping við onnur lond tað er øgiliga nógv lesandi sum fara niður at lesa til danmarkar

ja altso eg ikki ikki ikki kanna hvussu nógvar eru perlesandi men men eg eri sannførdur um at tey hava nógv fleiri lestraríbúðir niðri og tey lesandi sum hann kennir sleppa forhálvstrýst lætt framat teimum íbúðum sum eru kanska ikki endiliga í kjypnum havn kanska tað er ein av truplari býunum men men fleiri býur altso onkur av teimum smærru býunum virka tað til atað vera øgiliga lætt at sleppa framat sog tað er eitt eitt kappingarparametur sum sum vit mugu fyrihalda okkum til

og eygsitt føroyar sum eisin veður nevnt í her var eitt fyribrigdi her í føroyum sum vit hava vent og og tey hagtølini eru øgiliga positiv at hyggja eftir hvussu hvussu nógv teg vaksið gjøgnum árini men sum høgni hoydal eisini koma inn á so hevur tað kvinkað eitt lítið sindur niðureftir hesi síðstu tvey trý árini og hvat akkurát er orsøkin til tað tað er tað er kanska ringt at siga vit eru í einum hákonjukturi og og ein øgiligur stórur eftirspurningur eftir arbeiðsmegi og kanska tú kanst fáa forholds siss góð størv og góða løn og tað ger at vænti eg at offurkostnaðurin av at lesa í dag er nokk so høgur og og tí kanska fleiri velja lesnaðin frá øhtað kundi veri ein forkláring tað pjøvist ikki endiliga at vera at at vit tapa kappingina

og eg trúgvi fyri fleiri lesandi sum í mínum førui og kanska onkur annar sum býr á útoyggj har ligu tað uppaftur verri fyri at koma og troppa upp til undirvísing har hevði eg ein ein lestraríbúð viga meira enn ein studningur um mann skuldi fara skrúva upp á nøkur ting alt kostar og og tú kundi gott justera hesi tingini stutning og annað tí at um um eg nú var ein sum búð í havn jamen so høvdi hesar fýra fimm túsund krónurnar sum eg brúkti upp á lestraríbúðin bara koma in á mína konto so hevði eg tað eyka kontu vissieg tilfelduvis búð í havn ella um fróðskaparsetrin var eg var í klaksvík tí haldi eg at mann mann eisini eigur at hugsa lestraríbúð sum ein stuðul og og og og tí kundi mann gott justera tay í tingini men men tá alt hetta her er sagt so so mamman bara staðfesta at tað er eitt privolegi um at lesa í føroyum og í skandinavia annars tí tá eg var lesandi so hevði egbra eitt mál og tað varð at vera skuldarfríur tá eg varða liðugur við mína bakkilur og og og tað at mann kann seta tær sær tað málið tað er tað er heilt heilt ótrúligt tí tað er sjálvandi ein kostnaður aftan fyri tað at vit vit sum ella tey sum lesa í føroyum tey fáa útbúgvingina ókeypis ø og og tær kosta jú hundrað túsund tals krónur alt eftir hvat mann lesur sjálvandi okkurt er meir kostnaðarmikið en annað tað sita lesara jura ella løgfrøði har mann kanska mest hevur talvundirvísing í mun til biologi og annað tað tað kann ver eiliga stórur munur á hvat hvat tað kostar mær ein ein útbúgving er ikki ókeypis sum hon verður jú fíggjað av av landskatninum og so fær mann ein studning afturat fýra túsund fýra hundrað og fýraogfýrs krónur so er tað lestraríbúðirnar sum tað síðsta síðsta kappingarparametri ogtað er bara fyri at seta tingini perspektiv at at mog mum ikki taka hesi her tingini fyri givið eg haldi at lesandi sum heild hava øgiliga góðar sømdir í føroyum og og og eg haldi sjálvandi man skal hugsa lestraríbúðir inn í hetta her tí at fyri summi sum eg nevni vísti á mínum dømis so so kemur ein lestur er ein tað at mann kanska eg tryggjar eina lesturíbúð nógv nógv størri gagn enn at fáa henda hesa hendan stutningin á konto og ogtí kundi mann

men vit hava tað gott í føroyum og tey lesandi hava tað sanniligas gott í føroyum harra formaður takk fyri
ja bjarni kára so eina viðmerkin
takk fyri harra formaður nú var stefan klein poulsen inni á nøkurum av teimum tingunum sum ger tað aftraktivt at fara undir lesna her í føroyum bústaðarmøguleika tað er sjálvandi eitt øh men hitt er eisini tað at mann í øllu førum eftir mínari meting at mann hevur eitt rættiliga fragmenterað fróðskaparsetur til dømis øh í tvey túsund og átjan tá kom ein arbeiðsbólkur við einum tilmæli til eina kampusætlan tað bleiv handa til mentamálaráðið tvey túsnd o nítjan øhhvat heldur stefan klein poulsen um hetta her við at hava eitt savnað fróðskaparsetur í einum býlingi í í hesum førnum í havn og veit hann um tað er nakað sum hansara formaður og landstýrsmaðr og mentamálinu arbeiðir við í løtuni takk fyri
steffan klein poulsen ja harra formaður
hár he tað er satt sum bjarni karasen petersend vísir á føroðskaparsetrið er øgiliga spjagt runt um býin og og og tað ger nakað við mentanina á fróðskaparsetrin um hon vildi verið heilt øðrvísi ni vissu allar deildir vórðu samnaðir undir einum taki og eg trúgvi at lesnaðurin hevði verið tað er meir spennandi at kunna knýtt bomd fyri onnur sum sum sum lesa okkurt annað enn akkurát títt fak evir í hesar ástaklokkuni saman við teimum sum lesa akkurát tað sama fakið sum tú og eghv ikki t hoyrt so nógv um hetta er málið nú í seinastuni men eg veit at tað var á lang tíðarætlanini og eg minnist ikki hvussu langt frammi ella hvar tað hvar tað var har var ho sett har kanska eini tjúgu tretivu miliónir av so eg havi ikki hoyrt annað so eg vænti at at málið ella kampusið sum hevði komið øgiliga væl við liggur í fastari legvi har eg veit ikki annað
o er tað bjarni kára sun petersen sum fær orð ger so væl
takk fyri tað harra formaðurr vit viðgera eitt uppskot til samtyktar frá frá frá tjóðveldi sum eru um at útveða fleiri næmingar og lestrarbústaðið kring landið sjálvandi er ikki tikkum at siga so her mánn havt øgiliga stórar avbjóðingar við bústaðarneyðini ella við einum stórum bústaðartroti í føroyum tað er galdandi bæði í miðstaðarøkinum og í útjaðarunum og tað ger seg eisini kanska serliga galdandi fyri lestrarumhvørvi í føroyum og og

avlesandi í føroyum og mannhevur eisini fingið nógv fleiri lærlingar bæði kraft av og mann hevur gjørt nøkur instetamantir instetamentir frá almennari síðu millum annað við lærlingarfrádráttinum sum samgong n kom við men eisini ein miðvísan innsats og eisini sjálvandi í kravt av at tað er ein so stór vøkstur og tað er tørvur á so siða allar hendir tað sum vit ikki hava sæð fylgja fylgt við hesa her gongdina tað er byggingin av lestraríbúðum ella lestrarbústøðum og tað haldi eg er øgiliga keðiligt tí at eg haldi um mann hevur vitað av hesum her nokk so leingi man eg bæði vitað av at tørvurin hevur verið vaksandi og at hann hevur verið har og er vaksandi mann er um mann veit eisini øgiliga væl at tað er tað sum skal til fyri at gera tað aftraktivt hjá ungum fólki at nemasærútbúgving her í føroyum og vit vita eisini væl av at um ung fólk velja at støðast í føroyum og nema sær tað fyrsta partin av útbúgvingini her jamen so er tað alsamt størri líkindi fyri at tey verða verandi her og ikki sláasær røtur aðrastaðni har við ikki sagt at tað sjálvandi er ordiliga jaligt at mann fer út um landoddarnar á nema sær útbúgving og at fáa sær nakrar royndir bæði innan fyri útbúgving og á arbeiðsmarknaðinum nú var steffan klein poulsen inni á hetta her við at hann tann hevur hann sær hesari talvuni sum eru í viðmerkingunum at tað er ein støðuggur vøkstur frá tvey túsund og tólv fram til tvey túsund og átjan og so byrja tað spakuliga kvinka niðureftir tað kann jú eisini bara standast av líkasum við øllum øðrum sum hevur verið í samfelagnum tey seinastu tvey árini at korona hevur ávirkað tað talið altso tað kann antin vera ein óvissa sum hevur elvt til alsamt færri hava valt at fara undir og tað hevur kanska verið lutfalsliga hægri fráfall etta jú per fyrsta oktobur tá eru tey flestu innskrivaði til útbúgvingina men tað hevur verið nokk so ringt hjá fróðskaparsetrinum ati bæði at hava fysiska undirvísing og at hava instruduktiónsviku og fáa fáa tey integrerað inn í útbúgvingarskipana hjá setrinum tað er sikkurt viðvirkandi til ati at talið er minkandi eri í øllum førum ikki sannførdur um at hetta herer eitt úttrúgv fyri at áhugin fyri at lesa í føroyum er minkandi tað rokni eg ikki við tvørturímóti øh og sum tað eisini stendur í viðmerkingunum so so metir mann lesliga at tað er eitt stað undir tretivu lestraríbúð í føroyum og tað ljóðar til at vera nokk so nokk so gott tal altso eg haldi mann kann nokk so skjótt remsa upp hvar vit hava bústaðir til næmingar og lesandi í føroyum eg orki ikki at fara at remsa tað upp her nú men tað er sikkurt á leið ja beint undir trý hundrað og tað er jú alt alt verðini for lítið serliga vistu man hyggur eftir hvussu nógv eru innskrivaði til útbúgving á setrinum millum annað sjálvandi har eru nógv onnur ting har e sjávandi sjávandi eisini vinnuháskúlin og har eru lærlingar og og heilsuskúlin og so framvegis tað er jú ikki við í hasum hari yvirlitunum so so víst sum eg veit og tað er tað merkir at t tørvurin er uppaftur størri tað sum eg haldi er so øgiliga keðiligt tað er tað at bústaðir hevur fingið eint sindur av undarligan leiklut har sum mann er farin í gongd við at byggja alt møgulit annað sum kanska skuldi heldur verið á fíggjarlógini og harafturat og hetta er nakað sum eg havi sagt í fleiri ár eftir hondini tað er tað at eg haldi at bústaðir skuldi havt ein avmarkaðan leiklut á bústaðarmarknaðinum bústaðir skuldu í høvuðsheitum tikið sær av tí sum marknaðurin ikki klárar lofta tað er typiskt lestrarbústaðir tað err eldraríbúður og tað eru restin kann marknaðurin í øllum førum í størri mun taka sær av marknaðurin hevur í øllum førum privat aktørunmi havi í øllum førum øgiliga trupult við at fáa økonomin athanga saman vissu teir skuldu fara til at gera lestraríbúður vit hava sæð nakrar royndir mark til dømis er eitt dømi um tað men har eru tað ófatiliga lítlar íbúðir til ein lugfasliga høgan kostnað í øllum førum vistu samanberi tað við til dømis fizen sum er niðri her í miðbýnum har eru tað nógv fleiri kvadratmetrar fyri ein nóglægri prís øh og tað haldi at bústaðir átti at havt sum høvuðsuppgáva tað var at farað undir ta byggjaríið sum privatu aktørarnir ikki ordiliga síggja nøknomi í serliga tí at mann veit at bústaðir hevur avmarkaðr resursur at rudda við so haldi eg teir burdu konsentrerað seg um tað tað er so kanska ein størri diskussión men í øllum førum kann eg siga at eg haldi tað er sera harmiligt at bústaðir ikki hevur bygt fleiri lestraríbúðir enn hvat mann hevur gjørt tí ati tað haldi eg onkursvegna hoyrir nokk so natúrliga til teirra kjarnuuppgávu í í í hesum her øh nú spurdi eg eisini steffan klein poulsen um hetta her við kampussøkin og ætlaði at senda ein munnligan fyrispurning til landstýrismannin í mentamálnm í morgin hann er tíverri burturstaddur h men tað eri orsøkin til nevni tað tað er tí at eg haldi at tá ið mann fer undir at gera ina kampussætlan sum skal vera eftir ætlanini á frælsinum og eftir jolsisvabosgøtu so framvegis har sum tað kanska er eit sindur natúrligt at mann hevur eitt savnað kampussøki fyri fróðskaparsetri og aðrar útbúgvingar ø at mann eisini hugsar inn í tí at mann hevur nakrir íbúðarblokkar til lesandi tað haldi eg hevði skapt eini dinamikk sum sumi kann samanberast við tí sum mann sær aðrastaðni eitt nú í keypmannahavn og orhus og oslo og tromso har sum mann royna at hava hesi her tingini samlaði og tú hevur egentiliga universitetsbýir og universitetsbýlingar til dømis í aalborg hevur manna universitetsbýling tað haldi eg hevði givið nakað til tað føroyska lestrarumhvørvið og tað haldi eg vóni eg at mann fyri tað fyrsta frá samgongíðu byrjar at raðfesta tað at gjøgnumføra kampbussætlanina sum ein arbeiðsbólkur hevur gjørt fyri fýra árum síðani tað haldi eg er ómetaliga týdningarmikið eg haldi r er steðga upp eitt sindur tíverri men so haldi g eisini at tá mann ger tað so skal mann eisini hugsa um at gera lestraríðr íbúður í økinum rundan um hetta her kampusøki tað haldi g er ómetaliga týdningarmikið óðansæð so snýr tað seg um at fara í holt við at byggja lestraríbúðir nógvar lestraríbúðir og góðar lestraríbúðir gjarna í eina rímiliga príslegu nú nevnir uppskotssetarin hesar her fimmogtjúgu túsund perkvadratmetur tað er kanska eitt sindur v optimistiskt ta tað kemur amna uppá mann kann gott fáa a fáa mann kann gott pressa prísin niður vissi mann vil til ta støði men vit vita hvatdprísurin í havn í øllum førum er væl hægri um ikki tað dupulta í dag sum jú er ein ein ein sera farlig gongd sum eg vóna vit fáa bilbugt við fyrr ella seinni øh sjálvandi er tað bara tað at siga at eg haldi eg taki fult undir við hesum her uppskotinum eg haldi at mann skal byggja fleiri næmingar og lestraríbúður í føroyum tí eri eisini glaður fyri at tjóðveldið kemur við hesum her uppskotinum tí hetta er nakað sum sum hevur gingið mær nær hjarta nú eri eg sjálvur lesandi og havi verið tey í nøkur ár ø og eg haldi eisini ati at hetta er nakað sum virkliga er neyðugt vis vit skulu hava ett lestrarumhvørvi sum er gagligt fyri okkum øll og sum ger at tey ungu vilja støðast og vera í føroyum og taka útbúgvingarforløp í føroyum at tú er nakað við hetta her við at við at at vera kappingarførur í mun til tað sum vit hava í dag hendan her oyrasunds tilver hann onkursvegna har sum tú fara gott útbúgvingartilboð tú fær ein bústað og tú hevur nógv mentanartilboð og sosial tilboð rundanum teg í býnum og tað er eitt lív sum er øgiliga nógv eftirspurt av ungdómi í føroyum til altso tey sum fara niður at mann onkursvegna fær kappast við tí gjørt tað sama bara upp á ein øðrvísi máta í føroyum tað haldi eg hevði verið við til at fólk líka hugsaðu tvær ferðir áðrenn tey keypti bullettuna til keypmannahavnar og husa nei eg veist hvat her eru møguleikar fyriat útbúgva meg í føroyum tað fari eg at gera í staðin men tað manglar eisini at mann er eitt sindur meir rúmligur og eitt sindur meira tíðarhóskandi og tað merkir millum annað sum eg havi nevnt at mann fær eitt fróðskaparsetur og eitt lestrarumhvørvi sum er nútíðarhóskandi sum er sum er framkomi og sum er onkursvegna fram søki altso visjonert øh og at mann eisini rundanum tað altso tilbúgvinútbúgvingartilboðini mugu vera góð men mann má eisini hava møguleikar fyri at búgva fyri seg sjálvan tá haldi eg nógv ung lesandi raðfesta høgt tí tað kemur líkasum at mann mennis sína fakligum førleikar við at fara undir lestina so mennidugde eisini teð sjálvan sum vaksnan persón við at fara og búgva ví títt egna og taka ábyrgd av tær sjálvum tað haldi eg nakað sum ger tað atraktivt at fara aðrastaðni tí at í føroyum er tað ofta sannlíkt at tú statvekt mást búgva í kjallaranum hjá foreldruni ella ella okkurt líknandi ella bara verða verandi í tí kamarinum tú hevur verið í altíðt lív so tað er nakað við at mann an hava góð útbúgvingartilboð mann má góð sosial og mentanarlig tilboð við sínara og mán má hava teir lestraríbúðirnar skulu til fyri at man kann síggja at teir møguleikarur man kann finna aðrastaðni tað verður seg arus olborg keypmannahavn tromsø oslo stokkholm tað finnur mann eisini í føroyum so fyri at taka samanum so haldi eg heta eitt gott uppskot ið taki undir við tí og eg vóni at ter fór eina góða
er nevnd takk fyri har varð pálsøtrin á viðmerking
takk fyri eg ætlaði ligga fyrstpalka viðmerki ímun til tey tølini sum vit hava koyrt í mun tilprísi fyri at byggja so er tað bara ein leyslig meting frá tølum hjá bústøðum so tað er ikki við sæg fastlasi ikki handan prísin tað verða er eisini dýrari at byggja nú enn tað verður fyri nøkrum árum síðan men eg eri øgiliga samd við bjarna kárasen petersen eg haldi at hann hevði eina góða røðu tað hevur øgiliga nógvan stóran týdning at tá ið tú velur at lesa føroyum at tú eisini kanst skapa tær eitt lív í føroyum at tað ikki bara er akkurát sum tað altíð hevur verið at tú heldur áfram við at búgva heima hjá tínum foreldrum og so tekur tína útbúgving og so er tað líka sum eingin broyting har tað hevur týdning nemliga tí at vit eru í kapping við allar høvuðsstaðarnar og stórubýirnar rundan um okkum men taðhevur eisini týdning í mun til væl av útbúgving vissi mann til dømis velur at fara uttan fyri havnina ella eitt stað sum er longri vk frá har sum mannbýr so er tað eisini viktigt at mann kann
bjarni kárason takk fyri harra formaður
ja tað hevur øgiliga stóran týdning at mann eisini er flytuførur altso til dømis fyri at taka eitt dømi so eru heilsuskúlin í suðuroynni og ræðuliga nógv av teimum sum kundu hugsað sær t norðmetrar eina útbúgving í heilsuskúlanum tey verða noyd til at finna sær at stað at búgva í suðuroynni tað tíðarskeiði tað eru har og tað e ikki altíð at tað er nakað at finna sjálvandi í suðuroynni er tað kanska eitt sindur øðrvísi í mun til príslegu og so framvegis men at fáa hetta her hetta her universitetslívið sum mann livir aðrastaðni í norðralondum tað krevur at mann fyri tað fyrsta hevur kvalitetsútbúgvingar at bjóða og tú hevur fjølbroytt úrval at bjóða ungdóminum at tú hevur bústaðarmøguleikar til tey ungu soleis at tey kunnu seta føtur undir egið borð tað tíðarskeið skeiðið tað er undir lesnaði at tú hevur ein kappingarføran stuðul altso su ella ella studna og tað at tú onkursvegna eisini hevur eitt millijø øh og í mun til hetta her við kvadratmetreprísirnum nú nú veit eg sjávandi at tað er ræðuliga ymiskt og her eisini her stendur eisini í viðmerkingum at tera anna uppá ø men tað verður ein avbjóðing at byggja tí tað kostar nógvir pengar og tí sigi eg bara at tí haldi at bústaðir hevði skulað prioriterað lesi
traríbúðr fram um forskeldan kktakk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðað um orðið orðaskifti er endað hetta málið verður beint í mentanarnevndina víðarinei orsaka hetta málið verður beint í trivnaðarnevndini orsaka tað verður beint í trivnaðarnevndina nevndina til víðar viðgerð tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin og klokkan er eisini blivin nógv men tingfundur verður aftur í morgin og hann byrjar klokkan ellivu affso í morgin mikudagin trýogtjúgunda mars og tá verða munnligir fyrispurningar á skránni fyrst síðani verður fyrsta viðgerð av løgtingsmálin umr hundrað og tjúgu sum bleiv tikið av skránni í kvøld tað er uppskot til samtyktar um føroyskt heiðurstekin og framløgur eisini á skránn so er hesin fundur lokin